so er tingfundur settur tað er hugaligt at síggja fullan tingsal í morgun og ikki minst at síggja nógvar gestir á áhoyrararplássinum eg skilji at tað er skúlanæmingar á kambsdali hjartaliga vælkomin sum áhoyrarar fyrsta mál á skrá í dag er atkvøðugreiðsla um fyrispurningi skrivliga fyrispurning nummar fýra tjúgu tveyogtjúgu sum er um almenna ognarlutin í beint nordigg og føroysk fíggjareftirlit og løgtingsforkvinnan mælir til at um eingin mótmælir at vit so samtykkja hendan spurningin uttan atkvøðugreiðslu tað er hervið samtykt at spurningurin skal svarast og hann verður so settur á skrá til ein komandi tingfund vit fara víðari í skránni í dag sum er sum er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli sjeyogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarárið tjúgu trýogtjúgu og eg skal biðja um framsøgufólk jaframsøgufókkini verða fyri javnaðarflokkin eykum samuelsen fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri tjóðveldi eirikur í jákupsstovu fyri framsókn hanna jensen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen tann fyrsta fáa orðið verður eygun samuelsen
æforkvinnu til viðgerðar er uppskot til fíggjarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu eg kundi sagt uppskot nummar tvey men hetta er so tað uppskotið sum eg komi kemur í staðin fyri bráðfeingisjáttanarlógina sum vit hava vit vit hyggja yvirorðina eftir búskapinum so er tað ein veruleiki at vantandi búskaparstýring og broytt aldursamanseting hava við sær at vit ikki hava ein haldføran búskap búskaparráðið hevur áhaldandi víst á at tað er ikki nøktandi at fíggjarlógin ikki hevur yvirskot í bestu tíðum millum annað tí at vit hava nakrar avbjóðingar sum vil longu síggja nú og sum vaksa seg størri sum árini ganga og tí er tað neyðugt at taka hond um hesar avbjóðingar sambært landsbankanum so hava vit eina haldføroyska avbjóðing á eina komma sjey milliard og hesa avbjóðing hava vit í samgongdini sett okkum fyri at miðvíst at royna at loysa sjálvt um tað ikki visti at mann klárar at loysa alt men tað at mann arbeiðir miðvíst við at taka hond um tar trupulleikan sum eru tað er sera týdningarmi
erið so galið frú forkvinna hyggja vit so nærri at fyriliggjandi so er yvirskotið hundrað og einogfjøruti milliónir raksturin veksur við umleið fýra komma fimm prosentum og tað eru avsettar áleið seks hundrað milliónir til íløgur íroknað sonevndar løgukendar íløgur harafturat eru umleið tvey trý hundrað milliónir støðlaðar og allarhelst kemur meginpartin av hesum at vera brúktari inniverandi ári andstøðan hevur havt at okkum og sigur at hetta bara er ein framskriving av teirra uppskoti og ikki so nógv fingramerkir eru at síggja frá hesari samgonguni hetta eri eg bert partvíst samd í tí vit vita at ein og hvør samgonga byggir á herðarnir á tí undanfarnu og eg havi næstan hug at siga tíbetur tí hugsi tykkum um gjørdar avtalur og bindingar ikki vóru tryggar tá ið samgonguskifti er hetta hevði skapt ein øgiligan ótryggleika og tað hevur einki samfelag brúk fyri harafturat so vildi eg hildið at tá ið bulurin er tann sami í hesum uppskotinum sum í undanfarna uppskoti so skuldi tað verið ein góður møguleiki fyri einari breiðari semju og tað fari eg at gera mítt til ført verður fram at inntøkuvøksturin síðani undanfarna samgonga legði sítt uppskot fram er hundrað og fýrs milliónir sum eisini er rætt men og tí átti yvirskotið at verið enn størri men er tað nú so tá ið danfarna samgonga tók við tá var stórur kritikkur um um eyka rokningar og eg skal ikki brúka tey somu orðini sum tá vórðunýtt um okkum men tað er ein veruleiki at her eru ikki so fáar milliónir sum ikki vóru við í tí framlagda uppskotinum hjá undanfarnu samgongu og sum nú eru tiknar við og sum eru orsøkin til at yvirskotið fer frá hundrað og fýrs milliónum niður á hundrað og einogfjøruti nakrar av hesum avsetingum kundu ivaleyst verið við í uppskotinum hjá táverandi samgongu meðan aðrar sum til dømis prísvøkstur av ymiskum verkætlanum ikki vórðu kendar tá ið uppskotið varð lagt fram og tí natúrliga ikki vóru við men so høvdu teir komið sum eykajáttanir eftirfylgjandi eg kann nevna nøkur fá dømi lønaframskrivinghar varð avsett tvey komma átta prosent meðan sáttmálarnir sum higartil eru gjørdir vísa munandi hægri útreiðslur og tí hevur samgongan sett fjøruti milliónir eyka av til til lønarhækking í mun til sáttmálasamráðingarnar ein eyka motorur til smyril sum skal skiftast har eru fimtan milliónir tað eru fleiri byggiverkætlanir sum eru durkaðar bæði rásin og miðnám á kambsdali og heim til børn og ungu autismu og tí er tann neyðugi peningurin settur av so ja tað er neyðugt at seta meira pening av og harvið minka yvirskotið til hundrað og einogfjøruti milliónir men hendan samgongan hevur tilvitað valt at hava yvirskot og ikki eisini brúkað hesar hundrað og einogfjøruti milliónar hyggja vit so eftir raðfestingum í fíggjarlógini so hava vit fingið eitt

eitt nýtt ráð har barnið verður sett í fremstu røð og sum skal tryggja sameining og samskipan av fjølbroyttum tænastum sum ymsir geirar veita børnum og ungum soleiðis at hesir samvirka og veita eina so góða tænastu sum gjørligt eg haldi at vit skulu fegnast um at mann setir barnið í fokus men samstundis so skulu vit eisini vera varin við at vit ikki koma at skapa nýggjmarkamót so hetta er ein góð gongd og visman fer rætt fram so skal tað heilt sikkurt eisini eydnast ella gerast betri har eru nakrar raðfestingar í tí økinum eitt er til fólkaskúlan at styrkja flokslæraraskipanina og har eru so nakrir pengar settir av til skúlagarðin á trøðni sum eisini var í undanfarnu uppskoti á skúlanum á trøðni og frítíðartilboð á frúutrøð og høgabóli tat tær raðfestingarnar eiga vit øll og eg vil taki tær fram tí at eg haldi tað er serstakliga viktigt at børn sum hava serligan tørv og familjurnar hjá teimum skulu hava ein vanligan gerandisdag ein góðan vanligan gerandisdag á jøvnu føti við øll onnur børn tí haldi eg tað er at fegnast um at hesi tingini eru í fíggjarlógini síðani hava vit eina øking í rakstrinum hjá húsahaldsskúlanum vit hava ein eyka flokk av námsfrøðingum sum vit eisini eiga í felag á tekniskar skúla í klaksvík firmann at bjóða triðja skúlaskeið út til gastronomi tað er nakað sum hevur verið nógv frammi tað verður bjóðað út í heyst og so hava vit løgur bæði rásins sum er durka miðnám á kambsdali og húsahaldsskúla her ein løgujáttan sum er eitt sindur ørkymlandi haldi eg úti frá tekstinum tað er til tekniska skúla í klaksvík har stendur at har eru tvær komma fimm milliónir av óbrúktar játtan í tvey túsund og tveyogtjúgu sum eru framfluttar til í ár og so stendur at mann metir at trý hundrað túsund skulu brúkast til lidna prosjektering fram til útboð eftir eru tvær komma tvær milliónir sum hóskandi kundu verið nýttar til aðrar átrokandi umvælingar verður sagt í tekstinum at tað bara tørva trý hundrað túsund til prosjektering virkar ikki sannlíkt og noyðist eg aftur at avbródta røðarin tað er ótrúliga snakkaður inni á vifyr gongur ein fundur frammi í salinum mitt inni í salinum tað er ikki virðilit yvir teimum sum hava orðið so vinarliga fari út dummuhaldsfund og lat eygun samelsen vera tann sum hevur orðið ger fyri frú forkvina hetta fara vit at kanna nærri tí at her hevur verið átrokandi í fleiri ár at fáa millum annað ventilatión gjørda til timburdeildina og sjálvandi skal hesin skúlin dagførast eins og miðnám á kambsdali tí miðnám í norðurøkinum skal sjálvsagt hava einskóðar karmar at virka undir sum miðnám aðrastaðni koma vit inn á heilsuøkið so er sett av til bráðfeingis sálarfrøðiliga hjálp so læknavaktin kann kann svara uttan fyri arbeiðstíð og hetta er ein partur at javnseta sálarligar og kropsligar sjúkur ein partur av tí arbeiðinum og tað haldi eg vera ómetaliga gott vit hava eina nýskipan innan fyri kommunulæknaskipanina og primerað øki vit hava krabbameinsætlan og fólkaheilðsuráðið skal yvirtaka krabbamainsskránna og so hava vit eitt sum eitur dimensjionering sum mann kann siga hvat er tað men tað snýr seg um hvussu nógvar og hvørjar serlæknar skulu vit hava og tað er ein øgiliga umráðandi spurningur at seta sær og tað er gott at tað verðar arbeitt við tí harafturat so fær klakskar sjúkrahus tíggju milliónir til at halda fram við tí arbeiðinum ein annar kritikkur av uppskotunum er at skattalættin sum undanfarna samgonga ætlaði at fremja ikki er við og tað er rætt og tað er av tí orsøk at vit halda ikki at hann vit vóru ikki samd í tí skattalættanum soleiðis at skilja at vit hildu ikki at hann rakti rætt tí at hær vóru tí at fólk við inntóku upp til tvey hundrað og fimmogtretivu túsund fingu ongan lætta meðan tey sum lógu millum tvey hundrað og fimmogtretivu og trý hundrað og hálvfjerðs túsund fingu tvey hundrað og fýrs krónur um mánaðin í miðal og tey sum lógu omanfyri trý hundrað og hálvfjerðs túsund fingu mest tað hildu vit ikki vendið rætt og tí hava vit sett okkum fyri at at at arbeiða við okkara egna skattalækta sum skal sjálvandi skal fíggjast og sum eftir ætlan kemur í gildi í fyrsta januar í fýraogtjúgu og her fer eisini at koma ein hjálparpakki orsakað av inflatiónini sum hann kemur í løgtingið fyrsta dagin

tá ið vit koma til til løgukarmarnir so var eru hvussuer nøkur umboð fyri undanfarna samgongu sum fleiri ferðir hava sagt tá vit hava kjakast um yvirskot at at tað er viktigari at gera íløgur inn í framtíðina at brúka pengarnir til íløgur heldur enn at hava yvirskot og tað síggja vit úrslitið av nú tí at her eru seks hundrað milliónir umframt tær trý hundrað støðlaðu sum eg havi nevnt sum eru bundnar í verkætlanir og tað er nøkulunda sama upphædd í tvey túsund og fýraogtjúgu spurningurin er um vit ikki hava ein alt ov høgan íløgukarm serliga tá vit hugsa um hvussu tíðirnar eru tí at tá ið landið ger nógvar íløgur í góðum tíðum so gerast teir ofta nógv dýrari og harvið fáa vit minni fyri peningin og tað er ikki harvið sagt at vit ikki skulu gera íløgur í góðum tíðum men hava vit lagt til síðu so kunnu vit gera fleiri íløgur tá tíðirnar ikki eru so góðar og harvið fáa meira fyri peningin tí haldi eg atað er neyðugt sjálvt um vit hava hoyrt tað fyrr at gera eina langtíðaríløguætlan og eg haldi tað er øgiliga umráðandi at hon verður gjørd í eini breiðari semju millum flokkarnar á løgtingi síðani koma vit til hetta við haldføri visi vit taka tað stutt aftur so er tað ein spurningur um hvussu vit kunnu arbeiða við at tryggja haldføri har er so sjálvandi ein partur at hava yvirskot á fíggjarlógini ein annar partur er at javnan at hyggja eftir vælferðarskipanunum og menna og nýskipa tær og ein triðjur partur kundi verið at økja um útboðið av arbeiðsmegi og skal eg leypa yvir til tað beinanvegin so vita vit at vit hava stóran tørv á á arbeiðsmegi vit hava starvsfólkátro sum vit merkja longu nú og tað kemur neyvan at minka í framtíðini har er tað neyðugt at gera átøk sum kunnu økja um talið av fólki og talið av tímum ið fólk vilja leggja á arbeiðsplássinum eitt átak sum kann gerast skjótt og sum hevur verið nógv frammi í valstíðinum tað er mótrokningin í fólkapensjónini og tí eri eg fegin um at landsstýriskvinnan hevur fráboðað at hon vil taka hetta málið upp javnaðarflokkurin heldur at ein góð byrjan kundi verið at hækka mótrokningina úr verandi fimmogfjøruti túsund p upp til markið á trýss túsund sum var tað sum var í pensjónsnýskipanini sum vit gjá undanfarna samgonga gjørdi hetta eigur ikki at taka langa tíð at fremja og eg vóni og vænti at skjótt verður borið at eitt annað átak sum samgongan hevur sett sær fyri á hesum øki tað er eitt lønarligt til starvsfólkini á umsorganarnarøkinum og sum eg skilji so er fyrireiking til hetta at byrja tað triðja at tað er so at stytta arbeiðsvikuna sum sjálvsagt skal gerast við lóg og tað er eisini ætlan at koma við einum lógaruppskoti á ólavsøku so hesi tingini eru í hvørnfalt nøkur sum vit kunnu gera sjálvt um haldførisavbjóðingin ikki nakað sum mann bara kann við einum pennasroki fáa burtur men sum tað er viktigt at mann arbeiðir miðvíst við eitt annað tað er nýskipanir sum eru neyðugir rit bjerjegaard sála segði at í politikki var tað neyðugt alla tíðina at hyggja eftir skipanunum sum mann hevði fyri at vita um mann kundi gera tær betur vit hava lyndi til at skipanir ið verða settar á stovn tær tá tær fyrst eru komnar so fer mann ikki aftur og hyggur í serliga stóran mun er hetta rætti mátin til skip uppá kundi mann broytt okkurt kundi mann fingið meira burturúr kundi mann fingið tænastuna betur tað er nakað sum mann sjáldan ger politiskt og har hava vit so í hvønnfalt fingið eitt gott boð í í tí sum eitur í góðum hondum har mann innan fyri almannaverkið kann byggja skynsamt mann kann byggja til eina ávísa stødd og tað allarviktigasta at mann byggir so at mann kann nøkta tørvin hjá borgarunm at mann hevur so fjølbroytt útboð av bústøðum sum gjørligt so at tað samsvarar tørvinum og harvið eisini kunna fáa bæði gagnýst starvsfólkini betur og at borgarin fær ta røttu tænastuna frú forkvinna hetta at styrkja okkara haldføri so at samfelagið ið vil lata til okkara eftirkomara verður minst líka gott sum tað samfelag ið vit nú hava er eitt langtíðarmál men eg haldi at hendan fíggjarlógin og nøkur av átøkunum sum eru í her bera boð um at hetta arbeiðið er byrjað sum áður nevnt so vóni eg at vit kunnu fáa eina breiða semju um uppskotið hetta kann vera ein góð byrjan tí vit hava eit fíggjarlógaruppskot har bæði andstøða og samgonga hava sett sínir fingramerkir og tí fari eg at royna mítt til at hetta verður veruleiki í arbeiðinum í fíggjarnevndini frú forkvinna her eru fleiri eg skal enda beinanveg her eru fleiri evnir sum eg ikki náddi at koma inn á men hini umboðini hjá javnaðarflokkinum fara at taka orðið seinni í dag og fara at koma inn á meira av tí sum liggur í fíggjarlógini takk fyri takk fyri eg skal líka nevna ati tíverri so at tað er seleiðisr at framsøgutíðin er fimtan minuttir til hvørt framsøgufólk men tíverri so riggar klokkan ikki har so tey næstu framsøgufólkini tey kunnu sjálv velja um tey taka sína telefonina upp og seta seta klokkuna frátelefonini ella fáa tit sovornar gula seðlar so tit kunnu fylgja nøkurlunda við hvusunógvar minuttir dava eftir vit fara til viðmerkingarnar til eya
gum samuelsen tann fyrsti frá jørgunniclasen ger sovæl ø frú forkvina nú nevndi eygun samuelsen nøkrum valliftini hjá javnaðarflokkinum einki av teimum er í hesari fíggjarlóg men henda fíggjarlógin er tann ræyðasta vit nakrantíð hava sæð bæði so so eygun samuelsen segði at útreiðslurnar raksturin hækkaðu fýra komma fimm prosent í høvuðsyvirliti nummar átta síggja vit rakstrarjáttan er farin frá tríggjar milliardir og átta hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónir til fýra komma tvær milliardir tað er altso ikki fýra komma fimm tað er átta komma fimm prosent átta komma fimm prosent tað er ikki føroyskt met tað er heimsmet í rakstrarjáttan og tað er uttan at nakað av hesum vallyftunum r við men altso lat meg bara gera púra greitt at fortreytirnar hjenna fýra komma fimm prosentunum átta komma
fimm prosent økið straksur
eyðgunn saman sær tú væl takk fyri frú forkvinna ja fyrst vil eg taka undir við jørgen niclasen ið at rætt er øgiliga gott tað er gott bæði fyri likam og sál kann mann siga jørgen niclasen er kendur fyri at duga væl at sjonglera við tølunum tey rakstarar eg sigi ikki hann sjonglera við hesum tølunum tann rakstarvøksturin sum eg nevndi er tað sum eg havi fingið upplýst men viss vit taka heimsmett er tað ikki tí viss vit taka tí fyrstu fíggjarlógina hjá samgonguni hjá jørgu niclasen so kom hon væl upp um átta prosent við eykajáttanum so at tað er neyvan neyvan heimsmett
takk fyri frú forkvina tað er ikki góð siður á rópa úr salinum annika olsen fær
viðmerking ger sovæl tøl eru takk nevilig kann mann siga visti mann hyggur eftir undanfarnu fíggjarlóg so vórðu allar lønarframskrivingarnar ikki við og tað skal mann eisini taka hatt fyri tá mann hyggur eftir útreiðslu síðuni men eg kundi hugsað mær at spurt eygum samelsen sum annars var inni á nógvum áhugaverdum tættum sum sum liggjir kortinum sum hendan samgongan skal fremja millum annaðhett her við mótrokningini hjá pensjonistum tað verður øgliga nógv tosað nú um manglandi arbeiðsmegi og trupulleikar hjá pensjonistunum ati at arbeiða tí at hetta hevur verið ein forðing við mótrokningini á fimmogfjøruti túsund og nú tosar eykum so um at hækka tað upp í trýss túsund nær kann mann vænta at mann fer tað lógaruppskotið niðan í tingi og kann tað hugsast at hækka tað enn meira soleiðis at okur eisini fáa gleði av okkara pensjonistum sumisum
er arbeiðsmarknaðin
eygun samuelsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna eg eri samd við anniku olsen í at vit eiga at gera nakað við mótrokningina tí nevndi eg tað í mínari røðu eisini men eg haldi at vit skulu byrja varisliga og síggja hvat virknav tað fær og tí nevndi eg at eg haldi ella javnaðarflokkurin heldur at trýss túsund tað gamla markið hevði verið ein góð byrjan um mann so letur tað vera eina tíð fyri at síggja hvat ávirkan tað fær tí vit hava lyndi til at samtykkja ting og so haltað bara alt er í lagi og ikki hyggja eftir hvussu tað virkar tí haldi eg tað kann vera ein góð byrjan og tað skal sjálvandi fíggjast eisini tað er viktigt hvussu skjótt tað kann gerast tað tann spurningin fari eg at senda víðari til landsstýriskvinnuna men eg í almannamálim men eg havi helt meg við at hon hevur nevnt at hon fer at taka hetta her upp skjótt og tað vóni eg at tað kann fyriliggja eitt upp
uppskot til dømis á ólavsøku takk fyri forskrin
takk fyri he e holv johannelsen ger so væl ja takk fara formaðuri tað er púra rætt at vit byggja herðarnar hjá hvørjum øðrum bæði í mótgongd og í viðgongd til lukku við tí nýggju inntøkometingini forhelstin eg júkaði so øgiligt uppi o tal í føroyum har vór ein tjúgu mans lurta eftir og nógvar kvinnur eisini um at fáa ta nýggja inntøkuna við intøkometingina við tá men hon so komu við nú og tað er øgiliga positift vit hava eina øgiliga sterkan búskap ein góðan búskap ogvit hava næstan fýra hundrað milliónir í yvirskoti upp á tvey ár tvey ogtjúu og trýogtjúgu vhis vit taka tið nýggju inntøkumetingina við so hetta er eitt gott útgangsstøði til fýraogtjúgu trætlanina við jólagávunum fýraogtjúgu fyrista javníar fýra

ja takk fyri frú forkvøldi nei eg kann ikki vera annað enn samd í at inntøkumetingin eri at tað er eitt gott útgangsstøði og tað er sjálvandi ikki nakað sum hvørki undirritaða ella spyrjarin hava tað stóra ávirkanina á og at hon ikki var sett hægri í tí uppskotinum sum undanfarna samgonga legði fram tað hevur so verið eitt val og eg vil siga at tað hevur verið eitt val hjá okkum at vit taka góðar hundrað og fjøruti milliónir og seta tær til síðis til

takk fyri jenisarana ger sovælja jeg hali hetta var var ordiliga hjartanemandi rørdur av at hoyra avrikslistan hjá farnu samgongu so væl framleigdan sum eygun samelsen gjørdi tað eg fari at takka fyri e so vórðu tað tvey ting at eir spyrja um tað eina teð er kommunulæknaøkið eygun samusen var sjálvur inni á tí tað hevur tað ikki gott kundi hon kanska greitt eitt sindur frá hvussu hann ætlar at bøta um tað taðn næsta tað var skattalættin eg haldi at tað tað er forvánaligt altso skttalátnin hjá farnu samgongu kundi hendan samgongan ikki taka undir við tí at hann var ikki góður nokk og gloddu hann fram í oktobur og og og og hann kann ikki koma fyrá t nýggju samgongun fyr enn fyrsta januar næsta ár að tað ber ikki til hatta er undanfør

eygum samelsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna lat meg taka hetta her við kommunulækna økinum fyrst etað er deiligt at ja man líka siga at eg fegnist um at jenis var nøgdur við framløguna tí sum eg royndi at siga eg haldi tað er viktigt at mann eisini kann siga at mann byggir á herðarnir hjá hvørjum øðrum og ikki skunda sær at taka alttil sín sjálv sum hann hevur sæð onkuntíð tað er viktigt so tí royndi eg at gera tað men hetta við kommunulæknaøkinum har er sett ein raðfesting av til at nýskipa kommunulæknaskipanin og tað primera økið út frá tí ati at mann vil hava at tær flestu tænasturnar skulu vera so nær borgaranum sum gjørligt at mann fer at royna at atat at samskipa tað og fáa tað smidligari og vit hava jú hoyrt tað og dagliga um at kommunulæknar ikki støðast skipanin er gomul og mann arbeiðstíðir og vaktarbyrða og har trúgvi eg at mann má eitt sindur inn aftur á tað sum hevur verið frammi fyrr at tað má skipast kanska meira í í toymum úti á teimum einstøku viðtalunum og at mann kanska fær fleiri aðrar primerartænastur inn eisini vist t møguligt at eg eri ikki
so innarliga í tí men eg haldi tað er nokk so gott so at mann fær tænasturnar so nær borgaranum sum møguligt
jajóhannes joensen gersuvætakk fyri frú forkvinna ja vit kunnu bara staðfesta at tað er nógv av tí politikkinum sum vit í samgonguni ætla at at føra fram í í verki hann hann er ikki í hesi fíggjarlógini her tað kemur so at bíða til til seinni men vónandi verður tað rættiliga skjótt milum annað tað at byggja búeindir og bústaðir hevur ein stórur trupulleiki og tá vit fáa geva kommununi heimildid at byggja saman við almenngagnligum búfelagsskapinum lá bústaðar eini sum so eru tað hvussur lættari eg vóni at mann fer at koyra fáa gongd á tað onkur snakkaði um mótrokningin av pensjónum eg snakkað eisini um fyri tíapensiónir kunnu verða pensjónsgevandi og so framvegis tað eru nógv átøk sum liggja fyri framman men vit síggja taðikki í hesari fíggjarlógini tað kemur seinni
takk fyri
sbaldisat ger so væl takk fyri fyri forskuna ja eg eri púra samd við jóhannes joonsen atat tað er nógv ting sum eru arbeiði er sett í gongd men sum ikki eru við nú og tað eru nógv ting sum eg ikki koma inn á í mínari røðu sum ikki náddi bæði bústaðarpolitikkin har tað eru stórar ætlanir eisini orku og umhvørvisøki kundi nevnt fleiri og eisini tey sum jóhannes joensen nevndi eg haldi at tað er nokk so lætt at siga hví er hatta ikki við hví er hetta ikki við og so víðari tai mann hevur sitið so stutta tíð mann kann velja at at gera tað skjótt onkur brúkti trettan dagar á kollvelta skattaskipanum eina ferð men spurningurin var hvussu gott tað var og forlyfta formaiit mann skal arbeiða skjótt men heldur ikki for skjótt eg haldi er viktigt at tað er nøkulunda gjøgnumskygt tað sum at ger og og at mann hevur tikið sær ta tíðina skal til at fyrireika tað men ikki bíða
for leingi takk fyri frá forsanaða takk fyri tann næsti a røða verður magnus rasmussen
ger so væl eg haldi at áðrenn magnus rasusen fær orði so fari eg at minna á at tað er magnus rasmussen sum er orðið vussmann hevur tørv at hava fund er frammi í salinum so kund mann kanska fari útum ger so væl magnusrasmussen

ja so er tað fíggjarlógin ella uppskot til til løgtingsfíggjarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu sum er til fyrstu viðgerð tað sum kanska er eitt sindur serligt hesi ferð tað er tað at tað er ikki so langt síðani jan vit høvdu eina fyrstu viðgerð av einari løgtingsfíggjarlóg en uppskoti og tí er tað nokk so natúrligt kanska at mann mann mann samanluknar eitt lítið sindur tað er soleiðisnar at tøl eru tað knemilig men tað sum er áhugavert tað er hvat er atan fyri tølini tí tøl kann mann seta upp aftur og fram upp og niður næstan sum hon lystir men hvat er aftan fyri tølini hvør er politikkurin sum er aftan fyri tølini hvørjar eru raðfestingarnar og hvørjar eru ætlanirnar heilt yvirskipað so so var tað sjálvandi tað at vit løgdu eina eitt uppskot niðan her sum hevði eitt yvirskot á tólv komma fýra milliónir og nú kemur eitt við hundrað og einogfjøruti komma einari og tað er jú eitt eitt veldligt lop kann mann siga og hvat er so aftanfyri er tað tí at hendan her samgongan er so heilt óalmindiliga nógv óførari enn vit sum sótu fyri nøkrum fá ánum síðani so kann mann líkasum hava tað sum ein opnan spurning men visti mann so hyggur inn í tølini og tað er har eg meini mann má aftur um tølini a og tá tá er jú tann stóra forkláringin ella forkláringin kann mann siga er at inntøkumetingarnar eru rættiliga góðar og eg vil siga tað at tá ið mann leggur eina løgtingsuppskot niðan um heystið so hevur mann ikki somu fortreytir fyri at at meta um árið enn tá ið mann er komin inn í árið so tí burdi hetta her verið neyvari og eg haldi at at onkur av teimum sum hevði verið leingi í politikki hevði eg faktiskt akkurát hetta her metið hesa metingina sum sum sum nú er her ha so tað er so er tað tað at visi mann so hyggur eitt lítið sindur aftur um hesi her tølini og eg taki tað bara heilt yvirskipað so er tað hendanda her inntøkumetingin sum er rættiliga góð mann hevur so gjørt nakrar íløguhækkingar okkurt sum hevur verið ov lágt sett og kanska okkurt er komið afturat og okkurt er lækkað tað hoyrir mann kanska ikki sjokla nógv um og so hevur mann verið í holt við ríkisveitingina og tað er heldur ikki komið óvart á tí tað stendur í samgonguskjalinum og so hevur mann gjørt nakrar umraðfestingar á rakstrinum nú havi eg kókað tað niður í mann sigur tað sum eg haldi er vert at kóka so er tað tað at so kann mann meta um altso hvørjar eru so visjónirnar hjá hesi her samgonguni og hvørjar eru ætlanirnar og tað síggja vit skrúvliga lítið til og tað haldi eg samgongufólk longu hava sagt at tað kemur seinni men tað sum uppá ein máta undrar meg tað er tað at mann faktiskt kanska alt tað fyrsta árið koyrir upp á up á tað sum var við skrúva upp á nøkur ting so so er eitt heilt ár farið men nú fáa vit at síggja tað kann vera nú at áðrenn tingið fer í summarfrí at tað koma mansiur alvorlig uppskot niðan her sum sum flyta nøkur ting soleiðisnar at vit síggja politikkin

øheg havi so hugt í gjøgnum fíggjarlógina og gjørt mær onkrar tankar g onkrar metingar og hava kanska onkrar spurningar har eg hugdi til dømis um fólkaskúlan sum sær út til at fyra at fáa eina alvorliga hækking altso einar fimmogtjúgu milliónir og tað tað ljóðar áhugavert men hyggur mann so í tølini altso í mun til tað sum var í tveyogtjúgu so er tað í veruleikanum lønarhækkingar og og hvat vei tag altso fast púra fast men so stendur ein parantes har at mann játtað sjey hundrað túsund til flokslærara at styrkja tað og alt gott um at tað kemur nakað afturat men tá ið mann hevur hoyrt landsstýrismannin í hesum her nýggja ráðnum sagt hetta hevur hægsta raðfesting og sovíðari so hevði eg ímyndað mær at tað var eitt sindur meira gjørt við okkurt her men tað er tað altso ikki men eitt sum eg fegnist um á hesum økinum tað er hetta sum eitur rásins sum eitt tingi undanfarna løgting var púra samt um at var viktigt har hevur mann spitað tað upp soleiðisnar at mann fær tað fyrr liðugt en ætlað og tað haldi eg skilagott og tað helt eg eisini tá tí tað er sum tá mann ger tunellurnar at hví skal mann toyggja tað yvir ár tað ver kanska bara dýrari altso tá ið mann hevur sett skjøtlá og tað er ikki stórar upphæddir men men tað munar tá eg nevni at mann hevur verið í holt við við íløgur so er tað at vit kempaðu nokk so nógv yri tjóðleikahúsinum og og setti pengar av men har leggi eg merki til at mann lækkarjáttanina og tað kundi veri áhugavert at vita hvat liggur aftanfyri tað vit mettu at vit skuldu sett sjey milliónir av í tvey túsund og trýogtjúgu meðan hendan samgongan sigur fýra mann lækkar og tað sama í fýraogtjúgu har lækkar mann eisini tað ísammett við tað sum vit ætlaðu og her kundi eg faktiskt hugsað mær at vita hví mann ger tað altso hvør er orsøkin til tað tá ið mann kemur til bústovurnar so hava vit øll verið samd um at vit eiga at gera eina eina semju um kanska eitt tíggju ára skeið at fáa bústovnar bygdar soleiðisnar at vit nøkta tørvin sum er rættiliga stórur og tað hava verið tøl nevnt at visti mann hevði sett hálvtrýss milliónir av um árið so hevði mann verið komin á mál um tíggju ár og har síggi eg at samgongan hevur akkurát somu tøl sum vit høvdu fyri ári í ár men eg kundi hugsað mær at mann gjørdi eina ætlan fyri hesi næstu tíggju árini tí har er støðan alt alt annað enn góð hyggja vit á almanna økinum so so liggur næstan alt á somu legu tað eru so øgiliga nógv sum eru lógarbundin tað er líka fyritíar pensjónin sum lækkar eitt sindur so har kannmann siga at samgongan kanska sparir nakrar fáar milliónir í rakstriøh so er tað økið hjá bjarna kárason petersen har vóru eini tvey viðurskifti men nú er tað løgmaður sum umsitur tað tað er til dømis útlendingastovan altso vit vita tað at tað er eitt øgiligt trýst á hetta økið ig eg hevði ímyndað mær at mann fór at styrkja tað eitt sindur mann hevur styrtað nakað men eg hevði ímyndað mær at mann styrkti ta uppaftur meir vit hava fingið flóttar til føroyar og tað eru aðrar uppgávur komnar inn á útlendingastovuna og og hetta økið sum eitur arbeiðsuppjaðsloyvi umsitingina tí bleiv eg yvirtikin fyri nøkrum árum síðani men men tað er ikki implementerað enn og tað kemur altso væl saknasæ at kosta nakrar krónur men eg veit at tað arbeiðið er í gongd og tí kanska má eg siga at tað undrar meg at mann ikki styrkir menn koyrir við somu játtan har so ver að hetaher við dátueftirlitinum vit fingu eina nýggja dátuverndarlóg og mann hevur verið rímiliga samdur um at mann skuldi styrkja hetta her við kanska einari hálvar milliónur um árið men tað hevur mann so ikki ikki valt at gera men mann hevur sett nakrar fáar krónur av afturat sum skuldi verða til tað at mann hevur jú gjørt eina avtalu um at um at flyta hetta her dátueftirlitið tað tað liggur í tað havi eg lisið mær til at at tað ætlar mann at halda fast við men tað klárar mann ikki í tvey túsund og trýogtjúgu men mann mann bíða líkai fýrogtjúgu tað ljóðar mær leingi mann skal brúka næstan hálvt annað ár altso men tað er so tað so var tað soleiðisnar at eg var jú landsstýrismaður ið í hálvt annað ár og og tí hevur mann kanska i vist innlit í tað øki sum eg umsæt tá og tí eru eru eini tvey trý viðurskifti har sum kanska er eitt sindur til landsstýrismannin í vinnumálanum høgna hoydal kanska kundi greitt eitt lítið sindur frá teimum spurningum sum eg havi ella viðmerkingum tað er at vit vit høvdu hetta her sum hava vakstrarforð um og har mann kann siga at tað var eitt eg vil ikki vil kunna kalla tað fyri ein sort hugskotskatalog við øllum hugsandi møguleikum nettupp fyri at menna framleiðslu í føroyum og sovíðari og har høvdu vit so valt hvussu eini tvey trý burturúr talgildu føroyar at halda á við tí og tað tað haldi eg hendan samgongan forsetir við men so ver tað heta her sum æt eksport fara á eiland sum vit hildu var øgiliga spennandi og gagnligt at seta fokus á útflutningsframan men har síggi eg at sammett við tað sum vit ætlaðu so hevur landsstýrismaðurin skert tað vil eg siga munandi eg kundi hugsað mær at hann segði hvør orsøkin var til tað og so var t eitt annað sum vit hildu var sera spennandi eisini og sum tá ið vit tosað um ferðavinnuna nú tosaðu vit ofta um fiskivinnu og vit tosa um alivinnuna men so er tað ferðavinnan og har var hetta her við sum mann kallar fyri vinnuferðavinna eitt sindur knorðslutt navn men minni ferðavinna har ið vit tóku líkasum tað upp og sett nakað pengum av fyri at menna tað fyri at fáa ráðstevnur til føroyar og tilfak av ymiskum slag tá ið vit nú hava hotell kapasitet og vit hava førleikar vit hava fingið matstovur at seta teg í gongd men tað síggi eg at at landsstýrið hevur lækkað ta játtanina so er tað tann grøna leiðin og á tí grønu leiðini er tað soleiðisnar ati at eg síggi tað at har eru nakrar fleiri krónur settar á eg hevði ímyndað mær tá ið vit nú fingu eina so virknað landsstýriskvinnu sum hev verið so eldhuga á hesum grøna økjunum at mann sá t eitt sindur betri aftur í í tí men mann sær tað men fleiri av hesum herátøkunum ella nøkur av teimum vóru átøkum sum vit settu í verk og alt gott um tað at mann byggir víðari men eg síggi hendan her brúkaravegleiðingin hon evði komin á skrá eg síggi eisini uppgerð yvir vátlendið er komi á skrá og at mann styrkir umhvørvisverndartiltøk hat tað svarar til áleið tvær milliónir tað kann gott vera at tað er okkurt afturat sum eg ikki havi fingið fatur í men so er tað hetta her fimm milliónirar til ta grønu orkuloystirnar og tær liggja so á økinum hjá hjá landsstýrismanninum í fiskivinnu og samferðslumálaráðnum men eg veit væl at tað erá samaspæl eitt sum er fegin um stendur á her tað er hetta her við teimum flógvu keldunum at mann arbeiða víðari við tí har eru tríggjar verkætlanir tað veit eg sum eru rætiliga spennandi og sum hava fingið rímiliga nógv fokus tað er soleiðisnar at tað er eisini nøkur nýggj átøk og har síggi eg at til dømis denesholm hetta her við at hann er komin við sínar styrkja fiskiveiðaeftirlitið tað tað haldi eg er positivt og hetta her við at mann fer at seta skjøtul á hetta her við tí nýggja strandferðsluflotanum ella vit kunnu siga tí gamla hvussu vit kunnu endurnýggja hann at man byrjar tað arbeiðið hyggja vit eftir hvørjar raðfestingar undanfarna samgonga hevði í mun til raðfestingar sum hendan her nýggja hevur vit kunnu bara hyggja í fíggjarlógaruppskotið sum vit løgdu niðan og tað sum nú liggur so líkist tað óalmindiliga nógv men allíkavæl eru økur frávik allíkavæl eru nøkur frávik og har hugsi eg um hetta við nú komi inn á heilsuøkið at vit settu hálva aðru millión faktiskt tvær og ein hálvahaldið til útbúgvingarar yngru læknum og vissi eg lesi rætt so hevur mann lækkað ta upphæddina við einari einari helvt og tað soleiðir hr lesi etað í hvussuher og tí kundi eg hugsað mær kanska at heilsumálaráðharrin greiddi frá tí tí sum eg sigu tøl altso aftan fyri tølini er okkurt og so er tað hetta sum nú verið frammi um serlæknarnar sum sum eisini sær út til at mann hevur lækkað munandi soleiðisr sum teir bera tað fram og sum eg lesi fíggjarlógaruppskotinum í tekstinum so er eisini nakað hent har at mannlin lækkar ta játtanina so tí hevði verið fegin um landsstýriskvinnan í heilsumálum greiddi frá um játtanina til yngri læknanar og um serlæknarnar
ei á einki ljóða tann
týrra viðmerkingin er frá eygvum sambeldsen ger so væl takk fyri forskvinna mær dámdi væl røðuna hjá magnus rasmussen hann nevndi til dømis sett her við bústovninum at mann neyðugt at gera hana tíggju ár av semju og har eg var eit lítiðsindur inni á tí har hevur almannaverkið víst á at tað skulu hálvtrýss milliónir til um árið tey næstu tíggju árini hyggja vit í fíggjarlógina so standa seksoghálvtrýss ár tí et høvdu nakrir stovnar opna men annars hálvtrýss og hálvtrýss og tað haldi at vit skulu taka lógv at taka saman um at tryggja at tað verður so tey næstu tíggju árini so vit fáa at gjørt tað so koma hann inn an nakað um kommunulæknaella um lænanlæknanir at tær var skorið tað var ikki ett er ikki heilt rætt tað er nokk so tekniskt men landsstýriskvinna kemur sjálvandi at greiða
frá tí tá ið hon fær orðið takk fyri
takk fyri frú forkvina ja undanfarna samgonga setti nokk so stórar uppaftur av til bústovurnar tað sum eg líkasum leggja upp til og sum var frammi í valstíðinum frá øllum flokkum tað er tað at mann visti mann kann blíva samdur um at seta hálvtrýss milliónir av um árið í tíggju ár líkamikið hvør situr í landsins stjórn so koma vit rættiliga langt og kanska mál ogtá ð að kemur til hetaher við læknunum so er tað hetta her við serlæknnum og eisini yngru læknim sum eg kundi gott hugsað mær at fingið eina frágreiðing altso hvat liggur aftan fyri tølini tí vitvit kundu lesa í fjølmiðlunum í gjára til dømis serlæknarnir teir teir sóu rætilg
men svart uppá tað takk fyri
ert rsteinilsen gersuvæja takk harar formaður øh nú fór magnus rættiliga grundi ígjøgnum eftir her men legði dent á jamen hvar er politikkurin hvar eru visjónirnar og eg dugi heldikki at fáa eygu á tær uttan tað at mann avtekur skattalættan til teir fakbólkarnar á røktarfólkini sjúkrarøktarfrøðingarlærarar og tey sum liggja har ímeðjuni tey fáa sæ ongan skattalætta við hesi fíggjarlógini og samstundis skerjir mann ríkisveitingina í fimmogtjúg miliónum krónum so spurningurin er hvar er politikkurin er hetta tann fíggjarlógin vit kunnu vænta at verður galdandi fyri trýogtjúgu ella kunnu vit vænta fleiri broytingar nú síðani fíggjarlógin er komin niðu
ja
takk fyri frú forkvina ja tað er akkurát har sum eg líkasum endaði kanska mín innloynning tað er tað at hetta er bulurin er okkara og so ger mann nakrar sovoryar smáu steringar okkurt nýtt kemur okkurt tekur mann av men hvar er politikkurin og visi mann ikki kemur við nøkrum nú í vár la áðrenn summarferðina so verður tað í veruleikanum eitt ár sum eitt fár frý ár kann mann siga so so verður ikki tær stóru broytingar eingin s skattalækking til lág og miðallønt og tí síggi eg fyri mær vissi vit skuldu rokna við nøkrum politikki at okkurt má fara at koma niðan
her í løgtingi takk fyri takk fyri tann næsti at fáa orðið verður beinir johannesen
og er tað er tað sjálv hjá mær sjálvum er tað so fjórða fgjar í eg viðgerði sum tingmaður og hini trý vóru so undir undanfarna samgongu og tað sum kanska merkti nógv kanska tey árini kanska t byrja við tað var so korona ið hevði nógvar útreiðslur við sær og eisini hevði sína ávirkan á inntøkur og annað og hyggja vit eftir teimum árunum so varð tað so sær at tað var jú undirskot í tjúgutjúgu fyrsta árið og í tjúgu og einogtjúgu so var tað yvirskot aftur á eini hundrað og tretivu millióni ella it ikki akurát tali nú og korpan nýggjasta metingin fyri tjúgu tveyogtjúgu sum eg havi skilt a lagnum so er tað minsta lagi yvir tvey hundrað miliónir í yvirskoti og so vísir hendan fíggjarlógin eisini yvirskot so tit hvørtfar nakað at gleðast um um mann hugsar um gongdina í samfelagnum athóast koronarakti so hava vit í dag netlágt arbeiðsloysið og eisini arbeiði ella tað eru nógv gongd á á øllum frontum og hjólunum mala skjótt og tað er bara gleðiligt og tað sum kanska er serligt við hesari viðgerðini er jú tað at hetta er nú aðru ferð vit hava eina fyrstu viðgerð av fíggjarlógini tvey suno trýogtjúgu og sum tað eru flest vita og sum fíggjarmálaráðurin hevur sagt so er hetta mest sum sama uppskotið bleiv lagt fram í heyst við nøkrum tillagingum yvirskot er hundrað og einogfjøruti komma eina millión meðan tey heyst var tólv komma fýra milliónir tólv komma fýra miliónir osu kanma spyriat hvat er orsøkin tað er millum annað ettað at inntøkumetingarnar tær eru blivnar kanska tað bjartari kann mann siga hundrað og hálvfjerðs milliónir og sjálvandi eru nakrar tillagingar gjørdar her beint men so so síggja vit eisini tað at tað eru lægri oljuútreiðslur og bara fyri at taka strandferðsluna so eru tað tjúgu milliónir lægri enn tað uppskotið var frammi í heyst so tað hevr so eisini sína ávirkan og nú tá tað so er aðri ferð at vit hava eina fyrstu viðgerð av hesi her fíggjarlógini so far eg at hyggja eftireitt sindur eftir fyrstu viðgerðini í heyst eftir orðaskiftunum tá og hvat bleiv sagt og vita millum annað hvat távarandi andsstøða segði um fíggjarlógina sum nú er samgonga ogh eg kann koyrt faa avtrúka tað tað var ikki vildu orð sum eg bleivur brúkt um tað fíggjarlógar

ha løgmaður segði orðarætt har var milt sagt einki skil í og landsstýriskvinan í fíggjarmálin var eisini samd og eg er nokk so nógva tíð í hanbul fór eog fram ta formaðurin í tjóðveldinum hann fór atat gera karater eftir tí nýggja tólv stig skálanum

tí skuldi mann trúð at hetta her uppskotið fór at vera ein kollvelting kanska í mun til tað sum undanfarni landstýri bavar í tingi men tað er tað so ikki og eg haldi at onkur er av hesflokkurin er eisini sagt at nú er tað fíggjarligt skil í við hesum uppskotinum sjálvt um landsýriskin hevði sagt eg mest sum sama og eisinivar eisini komið inn á yvirskotið í tí uppskotinum og tað bleiv kalla eitt fiktivt yvirskot ið bestóð av eingangsupphæddum og tí var tað í veruleikanum einki yvirskot og tá millum annð høgna hoydal listaði nakra inntøkur sum hann væntaði fór at vera eingangsinntøkur eitt var sølu av partabrúvnm hjá pf tjaldur smyrjilein og so tosaði ann um hægri inntøkur av tilfeingisgjøldum mvg kapitalvingskatt og alt nakrar inntøkur smikki kundi vænta við komu seinni og hann kom so rent s á einum tali suvar fýra hundrað og fjøruti milliónir haldi eg so niðurstøðan var kort far tann at verulei vera at mann koyrdi ein dundrandi hallin og síðani tað eru so inntøkumetingarnar voksnar eisini á hetta økið men vit tosa jú øll um yvirskotið sum er næstan spyrja kanska um mann eisini koyrir við dundrandi hallirin nú ella hvat veruleikin er so at tað er kanska ein spurningur til hesifólkini um nú ta ið mann sigur bæði tað at fíggjarlógini eru mestasama og útmeldingar tá vórðu nokk so greiðar um er tað skilur í hesari fíggjarlgni g tí sum varð lagdir frammum í heyst ella er tað einki skil í so tað er hvorfant nakað sum mann kann grundyvir men isum eg hyggur niður í fíggjarlógar upskoti so haldi at tað er gott nógv góð ting og mann heldur fast í fleiri av teimum raðfestingunum ið mann hevði í hinum uppskotunum millum annað tá tað kemur til kommunulæknar tað er gleðiligt tað er ei stór tørvur á tí og um mann setir inn á ein eyka flokk av námsfrøðingum tú ert eisini gleðiligt eitt nýtt heim til skød í suðuroy evur eisini gleðiat mann heldur fest um ta raðfestingina mann raðfestir eisini skapandi vinnur millum annað filmsvinnuna og kanska eitt sum eg hevði vónað at tvar kanska mann fór at hyggja eftir afturberingini tilfilmsgerð men tað hevur so landsýrsmaður ver inni á at tað fer mann so at hyggja eftir komandi mann setur eisini ferð á vinduferðavinnu so er tað eisini onnur ting sum hann hevur so hendan samgongan er valt at raðfest sum eg haldi eri góð ting millum annað so raðfesti mann eftirlitið hjá vørn og tað er so eisini nakað sum tá ið mann longdi sáttmálan í baranshavinum í russiska økinum so var tað eisini ein semja millum teir flokkarnir tá at millum annað skuldi mann fara at raðfesta eftirlitið hjá vørðnd og tað ereisini glað fyri at mann er hildið fast í og eisini so evr mann eisini nøkur átøk innan menning inn á landbúnaðu og matframleiðslu og tað er

á íløgum síðuni so tað taka heilt skjótt nøk nøkur av tingunum tingunum sum eru við her beint so rásin og miðnám kambsdali og kampus tað er eisini nøkur av tingunum sum hann eisini hevði við í tí fíggjarlógar upskotinum og tað ereisini gott at mann heldur fast við og so eru tað nøkur ting sum mann kanska saknar ella ynskir at fáa at greiða á og tað eru millum annað nøkur av tingunum sum magnus rasmussen var inniá hann nevndi bæði serlæknarnir og yngri læknar um hvat júst er orsøkin fyri at kanska tølini ikki heilt tey somu ímun til tað fíggjarlóga uppskotið heyst tað er kanska gott a at fingið jú eina frágreiðing um júst tað og so er tað eisini hetta her ekspord frá railends sum bleiv lagt í fíggjarguppskoti tá ein stovnur mann skal seta á stovn fyri at fyri at faktiskt at seta ferð á ella menna útflutningin her í føroyum og tann ravfestingin eru blivi munandi minni í mun til ta uppskotið sum bleivur lagt fram í heyst ogkanska eisini ver áhugvert at vita kurat hví mann ger tað og tað er kanska sum mann saknar við her

tað sum mann kann siga mann saknar allarmest tað er sjálvandi tannskattaláttin ið var við í tí uppskotinum vit løgdu fram og eisini tann hægri barnafrádráttin tí tað er veruliga tørvur á tí at hjálpa tann illa sperdu fólkunum og familjunum sum eru harðtrakt av teimum príshakkingum ið eru her íí samfelagnum og mann hevur tosað um í kanska í eitt ár skjótt at tað er veruliga tørvur á at gera nakað átøk á hesum økjinum er o eisini í valstríðinum og tí harmar tær meg at tað ikki við nú hevur mann tosað um eitt oljuískoyti sum eisini mann eisini gav út í fjør men

hyggja at at rakstrarútreiðslunum so hyggja at rakstrarjáttanini so so haldi g mann gott róliga kann siga eru blivurnar ov hugar og so kann eg eisini heilsk siga tað eg hugdi efti hvat eg sjálvur segði á heysti og tað segði eisini nemliga tað at eg helt at útreiðslurnar vóru blivnar vór hugar eftir hondini og hyggjau vit eftir uppskot sum liggur nú so er tað so sær at visuman hygur eftir rakstrarjáttanini so hækkar hon átta komma fimm prosent tað eru øgiliga hvøra sum eg dugi at síggja tað í meini o síðu átta her peint tað er øgiliga nógv og tað er eisini eitt sindur hægri enn tað var í heyst

mann hyggur eftir at gera nakrar fyri at hálma teimum og tað sum eisini er í vandatikin tað er eisini tað atútreiðslurnar kanska yvirhala inntøkurnar í vøkstri og tað er hvortfalt nakað sum fær avaringarlampur at lýsa sí vit vita væl tá ið mann hevur eitt hús ó vanligt húsarhald so er taleiðis so sær at mann skal helst iki brúka ær meir pengar harn mann far inn og tað er so eisini avgerðrnir fyri okkum sum var av landskassan meni eg haldi sum sagt so eru tað nógv góð ting í her sum eisini blivi raðfestar í heyst sum eisini ver hildin fast í

so eru tað eisini summi ting sum mann kanska saknar og summi mann kanska undrar eitt sindur yvir sum mann gjarna vil fáa at greiða a og so er tað sjálvandi hesin skattalættin og tann hægri barnafrádráttinsmannin veruliga saknar og kanska eisini onnurátøk í fíggjarlógar uppskotinum men hettauppskotið skal fáa eina góða viðgerð frá okkum í fólkaflokkinum ogkonstruktiva viðgerð í fíggjarnevndini tá tað kemur har til og gleðir tað eisini meg at forkvinnan honu í fíggjarnevndini hon eisini bjóðaði í sínari røðu bjóðaði í landstørini at seta r sínir fingramerkir á og tað innbjóðingin taka vit so eisini væl ímóti so hetta er skal fáa eina góða viðgerð frá okkum í fíggjarnevndini og

fyrsti viðmerking hevur eygun samuelsen ger so væl takk fyri harra formaður nú nevndi røðarin eisini hetta her við at mann hevði brúkt for nógvar pengar og at hendan her økingin í hesum uppskotinum lág á átta komma fimm prosent men tað kemur so sanniliga annað upp á hvat ið er fyri tøl man hyggur eftir og samanber við tí vist mann hyggur eftir tí sum var játtað ella tað sum mann ætlaði særr at brúka í fjør pluss eykajáttanirnar har vóru tvær eykajáttan tilsamans upp á hundrað og sjeyogtjúgu milliónir so er tað ikki ein spurningur um átta komma fimm prosent so er tað nærri tey fýra komma fimm prosentini sum eg nevndi so mann kann jú tað sum amba hvat mann samanber við men annars so var eg glað fyri at at røðarin segði at hann fór at royna ella fór at vera við til at at at vera positivur í viðgerðini og tosa um at seta fingramerkir á men nú haldi eg teir mugu bestemma seg tí fyrst siga at teir teir hava sæt
takk
afyri so er ta beini johannesen gersu væl ja nú hyggi eg bara beinleiðis eftir tí so stendur altso í játta í rakstrarjáttan og havi so samanborið hasir tøliniar men eg vænti at vit fara nokk hava tíð í fíggjarnevndini at dúkkað longuri niður í júst tá ta har meni eg haldi at ja vakstrarútróiðslurnar eru blivnar ov høgar og tað havi eg eisini hildið eisini tá ið hetta uppskot var til fyrstu viðgerð í heyst og tað er veruliga attso tað er nokk ikki nakað sum mann broytir í ei fíggjarnevnd nú tá ið fíggjarlógin tað eru nøkur onnur ting sum mugu gerast fyri at veruliga tálma útreiðsluvøkstrunum og nú tosa fingamerki men eg nú var tað so sær at e eg haldi eg siteraði bara forkvinna í fíggjarnevndini og ja ja vit vit kunnu gjarna seta fleiri føðingarmerkir av
tað skal vera takk fyri ja takk fyri so er tað ein
onnur viðmerking frá hervur polstóttir ger su væl takk fyri harra formaður eg haldi at beinur johannesen hevði eina konstruktiva røðu men eg hadi að it sind r áhuga vert at hoyra formannin í fólkaflokkinum siga at hetta er nokk so líkt tí uppskotinum sum sum undanfarna samgonga bar í fjør meðan fyrrverandi formaðurin í fólkaflokkin sigra at hetta er so blóðreytt so eg veit ikki hvørjum mann skal lurta eftir tað er esini verður sagt at tan nýggja inntøkumetingin er tað sum líkasum hevur bjargað okkum fyri at vit vit hava eittyvirskot eitt væl størri yvirskot enn tað sum núverandi samgonga hevði út frá mínum royndum som tór eg at pástanda at at sjálvt um andstøðan hevði sitað í valdi enn so hevði yvirskotið ikki verið ræða nógvar hægri pengarar høvdu bara verið fluttaðar av men kann kanska beinijon
hansen hevur eina aðra meining um
takk fyri so er ta beini johannesen ger su væl tað havi eg ov næra meiningum altso eg haldi í hvørsfalt at visumann hyggur eftir tí uppskotinum høvdu so góvu vit eisini eina skattalætta sum var fíggjalur og tað er so tað tað var eisini forsvárlig heit í tí uppskotinum ella táe im átøkum mann gjørdi harbeint so atog tað haldi eisini hat tað skal vera so
ja takk fyri takk fyri so er tað ein viðmerk
frá eldsbólkum her setir skunnleikstøð gera so væl ja takk fyri harra formaður og takk fyri eina sera góða brøvi til formannin í fólkaflokkinum tað sum hevur pínt meg inn á bein og ger tað statvekk tað er at tann vanligi lønmóttakarin ikki kann fáa ein lætta ein skattalætta løð miðal og og láglønt fáa ein skattalætta havandi huga serliga nú ið inntøkuvøkstin er vaksin og tað vil siga yvirskotið verður tað størri hví kunnu okkara vanligu arbeiðsfólk ikki fáa ein skattalætta her og nú undanfarna samgonga borgarliga samgonga hon hevði ein skattalætta og tað var eisini fíggjað so eg vóni veruliga at okkara vanliga arbeiðsfólk fer at føla ein
lætta í gerandisdegni takk fyri takk fyri
vørda beinju hannesen ger so vælja takk fyri og eg pyr av samd við elskaðarsetiskumleiðis støddur í at tað er harmiligt at tann skattafatn er ikki við og tann hægri barnafrádráttin og tað skal eisini undrar eina sindur tað er tað at mann hevur tosað um at mann skal veita ein hjálpapakka ella eitt oljuískýdd og mann nevntir bæði samgonguskjalnaðum og eisini almenn kanska báðar frá tí men eg dugi ikki at síggja tað í fíggjaruppskotinum men kanska onkur rætta meg við støð so er og um tað ikki er so kanska er eisini gott verið við einari frágreiðing um hví tað ikki er við í hesum
sn íggjarlógaruppskotnum takk fyri takk fyri so er tað magnus
so rasmuseviðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður ja hatta var ein góð røða frá formannumfólkafloykinum og tað var tosað um fingramerkiri eg haldi eg segði í gjár at vit vit eiga bulina tá ið eg ikki so nógva eftir so vilstu vit eisini kunnu seta fingramerki so er tað fínt afturat men tað sum eg hugsi um tig tað at at røðarin hann harmast mest um hetta við skattaláttanum haldi eg meg hoyra og so kundi hugsað mær er tað nakað annað sum hann heldur er óheppið í hesi fíggjarlógini sum sum loypur í eyguni uttan tað tað esin er skattalátn ikki við er tað nakað sum hann heldur
er keðiligt ella óhepni
takk fyri so er tað beini johannesen ger so væl ja takk fyri ja bulurin ella man kann siga næstan at tað er bara klædninguri sum kanska manglar húsinum og vit vit hava kort fingið bjóðað at koyra at sindra klædningin upp á eisini frá forkvin í fíggjarnevnin so tað kundi eisni royna at taka ímóti men men ja so eg sum magnus rasmussen eisini var inniá so var tað kanska akkurát hetta her við í yngri av læknum og serlæknum sum kanska lípur eit sindur í eyguni í mun til ta uppskotið ið var í heyst og serlæknarar eisini verða verða alment úti meini eg nú og eisini gjørt vart visi so kanska tann parturin ið kanska eg kom fyrstu tankar um beint nú sum í mun til ta uppskotið sum bleiv lagt fram so í heyst at tað manglar so tað er hvorfalt eitt um hann hugsar um tað um ann hugsaru skattalættan so
er tað eitt annað ting takk fyri har var bara mær takk fyri so er næsti ráðari á listanum er eirikur í okkurtovu
øhharra formaður eg var í romm fyri nøkrum árum síðani har var nokk so nógv ymiskt at síggja nógv var øgiliga gamalt sumt varð friðað og nógv var hugtakandi men so sá eg eisini at tey framvegis vóru í gongd við at byggja nakað soleiðis er kenslan við hesum fíggjarlógaruppskotinum tað er upp á nógvar mátar imponerandi men tað er so ótrúliga nógv afturat sum átti at verið gjørt samstundis vísa kanningar at menniskjan er soleiðis at vit altíð yvirmeta hvussu nógv vit klára at gera upp á eitt ár og altíð undirmeta hvussu nógv tað ber til at gera upp á fýra ár tí er tað vert at hava í huga at hendan fíggjarlógin í grundini bæði er tann síðsta av fýra fíggjarlógum hjá undanfarnu samgongu men samstundis eisini er tann fyrsta av í øllum førum fýra fíggjarlógum hjá hesari samgongun tað hevur verið lutfalsliga nógv umrøtt hvør eigur hesa fíggjarlógina onkra løtu ljóðar tað sum um at ferðaliðið hjá ríkispolitinum er á veg til føroyar at leita eftir fingramerkjum hjá hesari samgonguni og um andstøðan kennir seg so væl aftur í hesum uppskotinum so eg bara at taka undir við tí akkurát sum tað er og er støðan soleiðis so er í grundini heldur ikki neyðugt at tit lurta eftir restini av hesari røðuni tí tað snýr seg í stóran mun um ta góða sum er í hesum fíggjarlógaruppskotinum í tjóðveldisflokkinum halda vit okkum at síggja at vit eru farin burtur frá einari sambandssamgongu í tí sambandi er tað fyrsta sum vit heftu okkum við í hesum fíggjarlógaruppskotinum sjálvandi at ja at óneyðugi og ógagnligi fíggjarligi styrkurin úr danmark til okkara samfelag verður lækkaður við fimmogtjúgu milliónum krónum í ár og tá ið valskeiðið er liðugt er bloksstuðulin minkaður við hundrað milliónum krónum tá verður blokkurin ikki bara ein lítil prosentpartur av samlaða búskapinum ella fíggjarlógini tá verður ríkisstuðulin eisini eitt lutfalsliga lítið tal í krónum og tað er gott um vit halda fast við fingramerkini sum nýggja landsstýrið hevur gjørt upp á umleið tretivu arbeiðsdagar so kunnu vit eisini staðfesta at avlopið nú verður hundrað og einogfjøruti milliónir krónur heldur enn tólv milliónir krónur tað ber til at diskutera um tað er eitt stórt ella lítið tal tað ber eisini til at diskutera um avlopið ikki í stóran mun hongur saman við einari meting frá embætisfólkum um inntøkurnar til landið frá millum annað stóru svartskaftakvotuni tað ber eisini til at diskutera um endamálið við einari fíggjarlóg er avlop í sær sjálvum men er tað soleiðis at mann er samdur um at í hesum tíðum er rætt at hava eitt munandi avlop á fíggjarlógini so er tað gott at økta metingn ikki verður brúkt í einum frá degi til dags tí hendan samgongan hevur sett sær nógv fyri komandi árini og samstundis hevur mann eisini sett sær fyri at átøkini skulu verða fíggjað og venda sosialt rætt so tá hendan samgongan vónandi skjótt kemur við einum skattalátta so verður tað ein skattalátti til tey lægri løntu og ikki til tey hægstløntu meðan tað samstundis verða gjørd átøk sum tryggja haldføri hjá føroyska samfelagnum tað er troyttandi at bíða eftir hesum átøkunum tí tað er púra greitt at øktu prísirnir í samfelagnum merkjast hjá teimum allarflestu lønarbeiðarunum í føroyum men tað er samstundis eisini skilligt at tað er torført at gera hesi átøkini klár frá fyrsta januar til fjúrtanda februar tó eru tað nøkur sum ikki kunnu bíða leingi afturat og tíbetur hevur landsstýrið kunnað um at tey heilt skjótt koma á mal við einum hjálparpakka til teirra sum vit broyttu fortreytunum við matvøruprísum brentum og øðrum ikki fáa gerandisdagin at bera til hyggja vit at løgunum í ár so eru tær samlað settar til líka undir fimm hundrað milliónir krónur størsti parturin fer til at binda landið hjá okkum betri saman við vegum og tunlum og størsta einstaka játtanin er hundrað og tretivu milliónir krónur til tunlarnar norðurumfjall sum væntandi verða lidnir næsta ár tá einar hundrað og hálvtrýss milliónir krónur afturat verða brúktar hetta er neyvt tað sama sum var í ætlaninum hjá undanfarnu samgongu men er samstundis ein munandi størri upphædd enn undanfarna samgonga brúkti uppá hesa ætlanina vit síggja í grundini tað sama við tunlinum til fámjins og til dals har tað í uppskotinum eru settar hálvfems og fimmogtjúgu milliónir av í ár meðan fyrireikingar til suðuroyartunnilin fáa tíggju milliónir bæði í ár og komandi ár eitt annað sum vónandi fer at síggjast væl aftur er at tíggju milliónir krónir eru settar av til at brúka serstakt til afaltering kring landið tað ger ikki allar vegir í føroyum perfektar men tað er eitt munandi stig rætta vegin og sjálvt um ásettuupphæddirnar ikki ordiliga er nakað reypað av so hevur tað eisini týdning at arbeiði við at endurnýggja strandferðsluflotan fer í gongd bústaðir hjá borgarum sum hoyra til almannaøki hava verið raðfestir seinastu árini og tað hevur stóran týdning at halda fast í gongdini har økið verður skipað betri effektivari og meira virðiligt tí er tað bæði rætt og gott at heimi við síðla í vagi og skálagarður í klaksvík verða klár til fólk at flyta inn í í ár samstundis sum stovnar í havn verða lidnir seint í ár ella tíðliga komandi ár á mentanarøkinum er stuðul settur av til stórøll og fyrireiking av tjóðleikhúsi sum saman við mentanarátøkum kring landið verða stór frambrot fyri okkara land á skúlaøkinum er løgujáttaninin í uppskotum er løgujáttanin í uppskotinum millum annað setta av til útbygging av rasuni í runavík og miðnámi á kambsdali samstundis sum arbeitt verður víðari við kampussætlanini í havn í miðvági verður einar fimmtan milliónir krónir brúktar upp á nýggja bygningin til sjóvinnustýrið sum í summar eftir ætlan flytur inn har í sjúkrahúsverkinum verður hábygningurin eftir ætlan gjørdur liðugur samstundis sum tíggju milliónir krónir verða brúktar upp á at gera gomlu læknahúsini gula húsið til umsitingarbygning og annað hjá klaksvíkarsjúkrahúsi hetta eru sjálvandi bara nakrar løgur úr rúgvuni men tað eru skilagóð og gagnlig átøk fyri okkara land óðansæð um tað er hendan samgongan undanfarna samgonga ella onkur heilt annar sum hevur funið upp á tær tað snýr seg um úrslitini og halda vit fast við tað so ivist eg ikki í at nógv gott verður gjørt komandi árini fara evftir raksturin so hevur hetta uppskotið frá landsstýriskvinni í fíggjarmálnum í uppskotinum tikið hætd fyri at lønirnar í samfelagnum kunnu væntast ella kunnu roknast við at hækka við høgu inflatiónini og lága arbeiðsloysinum sum er í føroyum tað talið byggir á eina meting og kann sjálvandi bæði vísa seg hægri og lægri tá tað kemur til stykkis og kann sikkurt eisini broytast komandi vikurnar um mánaðirnar men samstundis er tað eisini greitt at skal mann gera tær rationaliseringarnar sum kanska eru neyðugar í tí almenna so er tann snildasti mátin ikki bara fara við sláimaskinuni ígjøgnum allar avsetingarnar til lønir víðka vit sjónargingin eitt sindur so eru vit sum stórhavstjóð í norðurattalantshavi í tí støðu at vit vita ótrúliga lítið um hvat fer fram í umokkum tí er tað gleðiligt og týdningarmikið at eftirlitið av skipum í føroyskum sjógvi verður uppraðfest við tveimum milliónum krónum samstundis sum fyrstu krónurnar eru settar av til yvirtøkuna av loftrúminum sum er ásett í samgonguskjalinum og tað eisini tykist verða breið semja í løgtinginum um at fremja samstundis verður farið undir fyrireikingarnar til at lata sendistovu upp í usa komandi ár umframt at møguleikarnar fyri útflutningi hjá føroyskum fyritøkum vónandi kunnu økjast við raðfestingini til eyksport far og eilends meðan útflutningurin av føroyskum tónleiki verður raðfestur við øktu játtanini til farwís mjúsic eksport vit skulu eisini hava onnur at virka í føroyum og tað verður til dømis bæði gjørt við at økja játtanina til filmshúsið og til at føkja um møguleikarnar fyri afturbering í sambandi við filmsframleiðslur í føroyum og so tykist tað eisini vera semja um at vit vilja hjálpa til har neyðin er størst fyrr í vikuni játtað við sjey milliónir krónur til ukraina sum er størsta játtanin til neyðhjálp úr føroyum nakrantíð samstundis sum tað eisini var játtað ein millión krónur til jarðskjálvta raktu økini í sýria og turkalandi játtanin til neyð og menningarhjálp er hækkað til trettan milliónir krónur í hesum uppskotinum og tað kløkkar nokk ongan um upphæddin verður nakað hægri tá tað kemur til stykkis hóast vit framvegis vantandi lutfalsliga lata munandi minni enn onnur lond sum vit gjarna vilja samanbera okkum við tá ið hetta árið er farið fyri at nevna okkurt gott og týdningarmikið afturat sum sæst aftur í rakstrinum í hesum uppskotinum til fíggjarlóg so verður ein flokkur eyka tikin inn til námsfrøði komandi ár tað er ein útbúgving sum tað er áhugi fyri og ein arbeiðsmegi sum tað verður stórur tørvur á komandi árini innan fólkaskúlan síggja vit heilt greitt at uppgávan hjá lærarunum og serliga flokslærarnum bara økist og tí verður tað sera áhugavert at fylgja við í hvussu tað fer at eydnast við ætlaðu øktu játtanini til flokslæraruskipanini

á umhvørvisøkinum kann nokk væntast at hendan samgongan verður meira ambitiøs tey komandi árini enn í hesum fíggjarlógaruppskotunum tað er fínt at stuðul verður latin teimum sum taka støðu til at taka sína oljuføring niður men tað átakið sum vónandi kann gera eitt sindur av muni og rigga tað er ætlaða og raðfesta orkuráðgevingin sum kann hjálpa fólkum at taka støðu til teir nógvu truplu spurningarnar sum eru í samband við hesar ymisku orkukeldurnar um vikuskiftið var eg til eina konsert í havn tað eri eg ikki so ofta og hetta kvøldið var eg eisini spurdur hvussu tað bar til at eg brúkti mítt leygarkvøld har heldur enn at vera til eina seyðasýning ella okkurtsovorðit men lat tað fara konsertin var í norðurlandahúsinum og har var stúgvandi fulta fólki sum øll vóru komin at lurta eftir mariusziska saman við føroya symfoniarkestri onkur fær kanska hug til at kalla tað fyri kensluligt fjas men fyri meg var tað rørandi at síggja hvussu fjølbroytta fjøldin handan góða tíman savnaðist um tónleikin sum kom frá mariusi úr søldarfirði eivørúr gøtu javn rúnur fuglafirði mikal úr havn og øllum hinum úr øllum føroyum og øðrum londum sum hesar dagarnar fingust við beinleiðis tjóðarbyggjandi virksemi tá ið vit hava fólk sum skapa og savnað soleiðis so eru tær løturnar bestu argumentini fyri at blíva við at stuðla mentan og list og tað eiga vit avgjørt at halda fram við bæði við føroya syfo niðurkestri musikkskúlaskipanini mentanarpallum kring landið og alt annað sum er við til at skapa og styrkja okkara samleika í fíggjarlógaruppskotinum eru raðfestingar gjørdar fyri hesi økini og sjálvt um vit bæði skulu hava eitt peningarligt avlop á fíggjarlógini fyri framtíðina hjá okkara samfelagi fíggjarligt og kensluligt yvirskot í gerandisdegnum hjá verandi borgarum í samfelagnum og eitt vælferðarsamfelag sum vit kunnu vera errin av so er tað eisini gagnligt at at vit kunnu hava eitt andaligt yvirskot sum vit kunnu liva og ikki bara yvirliva øll hesi tingini fara vit at viðgera í fíggjarnevndini komandi vikunar sum eg skilji tað so hevur fíggjarnevndarforkvinnan í hyggjuð at hava eina seriøsa umfavnandi og skjóta viðgerð á málinum eg haldi vit øll í fíggjarnevndini dyggiliga hava tikið undir við hesum forseytum og tí ivist eg ikki í at vit um ikki alt ov langa tíð hava aðru viðgerð av hesum fíggjarlógaruppskotinum har vit hava fingið svar upp á tað sum ikki er greitt og so klára vit skjótt at hava eina veruliga fíggjarlóg fyri tvey túsund og
trýogtjúgu takk fyri harra formaður takk fyri so eru onkrar við
merkingar bjarni hammer ger sovælja takk fyri harra formaður tann fyrsta er ein ein rættleiðing til til góða røðuna hjá hjá hjá ariki jákustovi tað er at m er lata her bíli til nakøld tað verður við síðulág men men síðula tað er í grannabygdini tí á tvøroyri atið stóri grannabygdini men annars vil geva røðarani rætt í tí at tað er ein grund til at at skattaløttum hesin her sum undanfarna samgonga ikki fóru ígjøgnum tað ber ikki til at geva ein skattaløtta har sum tey sum kenna minst einki fáa tey sum kenna miðal fáa lítið sindur men tær pappakostningur av at tey sum kenna mest skulu fáa dupult so nógv sum tey sum fáa nakað so sjálvandi ber tað ikki til men tað er nakað sumsum landsstýriskvinnan og almannamálum arbeiðir við í løtuni har sum gu koma við nær einari skatta einum skattalætta sum kemur at raka rætt til tey sum hava brúk fyri e skatta

takk fyri so er ta eirikur jákubstovu ger so vælja eg má byrja við at leggja meg skjórtflatan hatta er ein ein eitt kempmistak og tað skal ikki enda aftur eg fari at lesa uppá og til hina til hinpartin av viðmerkingini so kann eg ikki siga annað enn at eg eri púra samdur vit skulu gera nakað sum hongur saman og sum
gevur meining takk fyri
so er ein viðmerking frá erlingi eidegaard ger so væl ja takk fyri harra formaður øh okur kenna tað sikkurt øll at mann letur ein stíl inn og so fær mann ringa karakter og so lánar s lenur mann an til onkran annan og so letur viðkomandi han inn g so fær hann tokkarakter eg haldi at tað var ein øgiliga góður røða eirikur eirikur í jákstovu ella eirikur orsaka og eg fegnist ein eins og eirikur í jákusstovu um skerjingina av bloksstuðlunum summ sum eru eitt veruligt stig rætta vegin aftur og eg fegnist eisini um at okur hava sígga eitt yvirskot á fíggjarlógini tí at hóast tað ikki er eitt mál í svissióni hatta yvirskot á eini fíggjarlóg tí tað skal jú helst vjavnvegi yvir nógv ár so er tað gott í føroyum tí at okur hava jú kunnstagar pengar inni á inni á okara fíggjarlóg og eg vil spyrja eirik í jákstovu um ter eitt mál í sær sjálvum at mann kanska kemur upp á at hava eitt yvirskot á fíggjarlógini sum er í dag burdi í árbyrgd at verið

takk fyri eirikur jákustovu ger s væl ja øhatta við stílunum eg haldi at fleiri av teimum sum hava undirvíst sum eru inni har beint inni her kunnu kunnu vátta tað at vissu øll eydduni koma upp á pláss seinni ferð hann verður latin inn so fær hann ofta betri karther so tað er ein partur av tí í mun til yvirskotið á fíggjarlógini so so eri eg samdur við erlingi eidesgaard at tað er eitt endamál í sær sjálvum at koma har til at okkara búskapur er sjálvberandi og hvussu vit seta tað saman tað er hjá mær er tað ikki so øgiliga týdningarmikið men tað er eisini øgiliga viktigt at føroyingar
av ein gerandisdag sum hongur saman takk fyri
bí ein viðmerking frá beini johannesen ger so væl takkfyri hara formaður eg haldi at orikur jakustovog han kom inn á nógv góð ting í sína røðu millum annað skerjingina av ríkisbroytingini sumg halt eg eva gott ting og nú komnú er mann eisini komin inn á ta her í viðmerkinum hettaher við at hjálpa teimum sum eru sperd og so framvegis so mann tosar um skattalætta og hetta er oljuískoyti sum eisini bleiv nevnt í samgonguskjalinum og eisini hevur úr almenn boðað fram aftur at koma við tí tað er so ikki at síggja við í fíggjarlógini veit orega jákustu hví hvat orsøkin er til tað og kunnu vit kanska vænta at tað kemur seinni ella
hvussu takk fyri harra formaður
takk fyri argur í okkum stovunkjúr svøvn ja takk fyri viðmerkingina um í mun til hetta við sum hjálparpakkan til tey harðsperdu so er tað nakað sum er tað er landsstýrið sum sjálvandi arbeiðar við tí og tað er nakað sum er øgiliga tætt uppá og eg haldi vit skulu halda fast í at tað er brúðmann gjørt handa fíggjarlóg og mann hevur havt tretivu arbeiðsdagar til tað og so spurningur gongur tá hvussu nógv nær mann uppá ta tíðina men tað skal nokk koma
og tað skal koma skjótt okkurt fyri so eru næstu røðar á listanum
harra formaður fíggjarlógin fyri tvey túsund og trýogtjúgu er til viðgerðar tann fyrsta hjá forkvinnuni í framsókn landsstýriskvinnuni í fíggjarmálum nú hom síðani tveyogtjúgunda desembur hevur røkt starvið sum landsstýriskvinna í fíggjarmálim og eg vil byrja við at siga at tað er gott at hon ber eina fíggjarlóg í tingi sum hevur eitt rímiligt yvirskot og fremsta treytin fyri at fáa arbeitt við langtíðarhaldføri er at vit hava nakað at arbeiða við ígjøgnum ymisk stýringsamboð sum eitt land hevur ella skal útveða sær og tað hevur týdning at vit ikki brúka hvørja tøk krónu á hvørjum ári og nú hava nógvnú eri eg næeinasta framsøgufólk so eg fari kanska minni inn í asmálutirnar men tað sæsta hesi fíggjarlóg at varsemi og óvissa og tálman eru lyklaorð fyri hetta fíggjarárið og tað er ikki so løgið vit liva í serligum tíðum við nógvum broytingum og rembingum úti í heimi vit kunnu stúra fyri mongum men samstundis so eru vit ein matvøruframleiðandi tjóð og eitt sera arbeiðsvirki fólk sum eisini í stóran mun er flytfør arbeiðsmegi so vit hava eitt sterkt og framvýsið vinnulív so at byrjanarstøði at møta óvissun er rættiliga gott og tað kunnu vit fegnast um men í hesum somu fyrimunum liggja avbjóðingar lágt arbeiðsloysi stórur tørvur á útlendskari arbeiðsmegi stórur tørvur á bústøðum á røktarstarvsfólki á starvsfólki at virka á barnaøkinum og nógv afturat og tað vil siga at vit hava møguleikar í einum broytiligum heimi men vit hava eitt stórt arbeiði at gera í okkara samfelagsskipanum á arbeiðsmarknaðinum á heilsu og eldraøkinum í fíggjarpolitikkinum á útbúgvingarøkinum og viðvíkjandi vinnu bæði verandi vinnum eins og nýggjum og tað er týdningarmikið at vit hava eitt gott samfelag eitt frítt land har íbúgvar og vinna trívast og kunnu mennast og at vit altíð royna at styrkja tað persónliga tað vinnuliga og tað tjóðskaparliga í hesi fíggjarlógini er grundarlagið tann fíggjarlógin sum undanfarni landsstýrismaður legði fram seinasta í septembur í fjør undir seinastu samgongu nógv virksemi bæði á rakstrarogíløgu síðuni er tað sama sum lá í henni tó eru fleiri umraðfestingar hjá okkara nýggju nýggju fólkum í landsstýrinum við fyrraí og seinna í ja persónliga og vegna mín flokk fegnist eg um at tað eydnaðist at fáa eina avtalu um niðurlaging av ríkisveitingini sum longu sæst í verki við teimum fimmogtjúgu milliónunum sum landsstýrið sambært fíggjarlógar uppskotunum fær heimild at gera avtalu um tá verður ríkisveitingin seks hundrað og seytjan milliónir tað er alneyðugt at føroyar gerast sjálvbjargnar sjálvbjarnar ella sjálvberandi búskaparliga og tað hevur valdað nokk so stór semja um tað í føroyskum politikki í rúmatíð tá eg hyggi at tí virkseminum sum hendan fíggjarlógin setir í gongd ella uppraðfestir so kann eg millum annað gleðast um sálarfrøðiligu skaðastovuna nýggja serstaka játtan til afaltering nýggja játtan til at fyrireika endurnýggjan avstrandferðsluflogtanum hækkaða játtan til neyðhjálp eitt sindur av játtan til at dagføra námsætlanir í fólkaskúlanum á miðnámi og til útgávuvirksemi eina hækking og játtan til at arbeiða við móðurmáltsorðabókini um at arbeitt verður við at yvirtaka loftrúmið og eg kundi faktiskt nevnt nógv meira tá eg so hyggi at tí sum ikki er komið við so harmist eg serliga um at vit ikki síggja eina størri upphædd til átøkini føroyskt sum annað mál framhaldandi játtan at umvæla og varðveita bygningarnar hjá hvalastøðini við áir til eitt savn størri raðfesting til nám nýggja ktskipanini hjá undirvísingarstýrinum til skúlaøkið fær tíggju milliónir um árið nú men tá hon er liðug so hava eg framvegis ein stóran tørv á at gera meira føroyskt tilfar og so skilji eg tey sum harmast um viðurskiftini við vestmannatunlinum tá tað kemur til okkara tungumál eg má taka aftur í aftur tað so eru stór tøk eftir at taka og tað nyttar ikki at halda fram við at tosa um ætlanir á hesum økinum her má handlast ikki minst innan fyri máltøkni og ymsu brúkaramótini har sum okkara børn og ungu ferðast og spurningurin er um ikki arbeiðið hjá málráðnum navnanevndini og staðarnavnanevndini var eitt sindur meira átti at verið eitt sindur meira samskipað eg veit ikki rættili eftir hvørjum loysti men tað er neyðugt at ljóskassarin verður settur á okkara mál á nógvan ymiskan hátt bæði í kanningum og frágreiðingum við mál røkt við orðabókagerð og orðabókarøkt í undirvísing og gransking

enn eru ikki allur politikkurin hjá hesi samgonguni sjónligur eg haldi at eirikur jákustob segði tað so greitt at tað er tretivu dagar vit hava havt virknar dagar samfelagnum tørvar at fíggjarlógin verður samtykt tað er ov trupult at virka leingi undir bráðfeingisfíggjarlóg so enn væntar okkum millum annað at fáa skipanina við átrokandi hjálp til teirra sum eru allarharðast rakt av prísvøkstri og rentuhækking og landsstýrið arbeiðir eisini við einum skattalátta til lág og miðallønt bara fyri at nevna okkurt eg má so nevna bara sum eina viðmerking til nógva kjakinum sum hevur verið seinastu dagarnar eisini av framsøgurøðum í dag ati í fíggjarlógini hjá undanfarnu samgongu har var nógv ikki við sum má vera við og í raksturi er talan um lønarframskrivingar fyri umleið fjøruti milliónir krónur harafturat eru fimm íløgur sum vit hava mugað tikið við og sjálvandi hava gjørt tað tað er ikitað erki har eg eri tað er alsfaltverkið tað er hjálparmotorur til smyrðil tað er til at at gjalda restina í býtinum millum hoydalar og tórshavnar kommunu g frælsi til landið og grundstykki til sjúkrahúsverkið vit hava jú viðgjørt fleiri a hasum her í sambandi við

og harafturat eru nakrar byggiverkætlanir sum eru sum eru bjóðaðar út áðrenn løgtingsvalið sum eru dýrari enn landsverksmetti og tað hava vit sjálvandi tikið hadd fyri í fyriliggjandi fíggjarlógaruppskot hesi hevur núsitandi landsstýrið tikið við og tí er yvirskotið ikki meira enn hesar hundrað og inogfjerð umleið hundrað og einogfjøruti milliónir og eg haldi faktiskt tað var eitt áhugavert samskifti beint í áðni um at tá ið vit nú enn hava veitingar inn gjøgnum ríkisveitingina so áttu vit faktiskt at havt eitt eitt yvirskot sum sum svaraði til tað so vóru vit sjálvberandi íhvussu her

men annars kann eg siga at hetta er ein rættileigein realistisk fíggjarlóg ið nevndi fleiri v hasum viðurskiftunum sum vit sjálvandi hava arbeitt inn í eitt grundarlag sum vit í stóran mun hava yvirtikið men hava umraðfest í og tað førir nógvar verkætlanir fram á leið bæði tunlar bygningar vegir og aðrar verkætlanir fíggjarnevndin fer nú at viðgera fíggjarlógina og eg gleði meg til ta arbeiðið saman við umboðunum úr øllum flokkum á tingi eg haldi at gróðrarbotnur er fyri at fáa semju um hesa fíggjarlógina tí hon byggir meira á hana sum fólkaflokkurin sambansflokkurin og miðflokkurin løgdu fram í hest enn vanligt er vit vita øll hví valið var áttanda desembur landsstýrið var útnevnt tveyogtjúgunda desembur tingnevndirnar vórðu valdar fimta januar og í dag er tað sekstandi februar og síðani tá eru øll seglsett so at føroyska samfelagið kann fáa eina veruliga og góða fíggjarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu og so kundi eg lagt afturat meðan vit eisini arbeiða við øllum teim politisku málunum sum henda samgongan hevur og hat fai at takka fyri
harfarmið ja takk fyri so er onkur viðmerking
fyrst er tað helgi abramsen ger sovælja harra formaður eg eri ikki ordiliga samdur tí at mann hant so øgiliga lítla tíð vanligt er mann fyri í holt við fíggjarlógina beint hatta summarferðina mann leggu hanna fram um mánaðarskiftið í septembur ogoktobur so tíðin er syrkada sum plagar at vera so men lat tað fara øh so hava fleiri framsøgu fólk fegnast um at mann skerjir ríkisveitingina og tað ljóðar sum aftur á nú hendir nakað á fullveldisleið eg má siga sum sambandsmaður missis ikki ordilag svøvnin á fimmogtjúgu milliónum og og og tað betíðir bara tað at onkur skal hava fimmogtúgu miliónir minni ella skal onkur betala fimmogjúgu miliónir meir og og og tað plagar tað mann mann sendir rokningina til vinnuna ella til kommunurnar og er la taman við so ger mann tað men mín spurningur er hvat ítøkiligthevur mann gjørt fyri at fíggja hesar fimmogtjúgu milliónar altso eg sendi mann rokningina til vinnuna send mann
kommunurnar ella til borgara takk fyri takk fyri
so er tað hanna jensen gerst væl takk fyri harra formaður nú segði helgi arbramstein tað at antin so gjørdi mann eitt ella annað men men hann nevndi ikki tann møguleikan at mann nemliga kann arbeiðið gjøgnum allar skipanirnar sum landið hevur tað er eitt mál sum var viðgjørt nógv á einum fundi í gjárskøldi og her í dag at eru vit sikkur upp á at tær skipanirnar vit hava eru akkurát so eisini sum tær skulu vera nei tað eru vit ikki sikkur uppá so har er nógv arbeiði at gera og tær fimmogtjúgu milliónirnar sum skulu fara av árliga í ríkisveiting tær skulu eisini settast inn í tann samanhangin sjálvandi og eg fegnist sera nógv um at hoyra at telki abrahamsen ikki missir svøvnin av at vit lækka ríkisveitingina við fimmogtjúgu milliónum tí tað ger bara mínar vónir um semjur í løgtinginum fyri einum sjálvberandi búskapi
sjálvberandi búskapið enn ov størri takk fyri harra formaðurtakk fyri
so er tað khristianna vinter poulsen ger sovæl takk fyri harra formaður ja hanna jensen helt eina sera góða røðu har hon kom inn á nógv av teimum viðurskiftum sum krevja krevja at mann man gera eitt arbeiði og sum samgongansanniliga eg vil við til at gera og tað sum segði púra rætt var at tað var ikki so nógv ella nakað av tí sum samgongan ætlar at gera er ikki enn komin við tí tíðini verðu knøpt eg púra samd við honnum jensen í at nám tað átti at fingið hægri játtan til undirvísingartilfar bæði til føroyskar næmingar og til fólk sum hava føroyskt sum annað mál og eitt afturat sum eg ætlar at spyrja hornum jensen er um hon heldur at ein flokkur afturat á námsfrøðingum er nøktandi vit vita at tørvurin á námsfrøðingum á á sjikvaðum fakfólki á dagstovnuøkinum er ovurstórt so kundi hugsað mærat hoyrt um hanna jensen er sinnað til at finna fígging so at vi

takk fyri hanna jensen ger so væl takk fyri harra formaður ja e eg skal byrja við byrjanini eg eri samd við kristionnu vinter poulsen í at vit skulu leggja nógv meir dent á tað føroyska undirvísingartilfarið umframt fokus á nógvar aðrar vinklar á arbeiði við føroyskum máli tí tað er tað einasta vit hava og vit eru tey einastu sum hava tað og vit eru tey einastu sum kunnu arbeiða við tí haldi eg tá tað kemur til ein flokk í afturat av námsfrøðilesandi so eri ikki púra sikkur í at tað er tað vit skulu gera beint nú h tað at vit fáa ein afturat er longu nokk so nokk so nógv beint nú so tað kann gott verat eg for lítið men meneg eg eg rokni við a khristiana vinter poulsen meinar við tann tann tørvin og tað tað tær trupulleikarnar sum eru á dagstovnaøkinum og har skulu faktiskt onnur ting gerast afturat tí nánsfrøðingarnir verða útbúgnir um fýra ár og tað leikar á í dag so har er okkurt galið tá ið vit ikki kunnu fáa hvussu kal eg siga nøktandi arbeiðsfólk nokk av fólki og útbúgvin fólk tað øki so har má onkur grípa inn og og og tryggja
at tað eisini hendir nú ikki bara um fýra ár
ja takk so er tað jens arana sum fyr viðmerking gersu væl takka fyri eina siðiliga virðiliga røðu sum eisini hon roknaði upp alt tað sum farna samgonga hevur gjørt soleiðis at okur hava eitt fantastiskt samfelag í dag har enn tá inntøkuframskrivingarnar tær vísa tað tað er prógvað tað at okur hava eitt fantastikt samfelag sum sum farna samgongan setti ella hevur hevur skapt men hatta har við at vit hava havt so lítla tíð hatta keypi eg absolutt slett ikki vitoan ongan politikk hevur ja so hevur mann havt for lítla tíð men hetta eru flokkar sum stýrdu í føroyum fyri trimum árum síðani í fýra ár hta flokkar sum hava verið saman í í andstøðuni flokkar sum kendu hetta fíggjarlógar uppskotið hjá hjá hjá farnu samgongu fyrsta oktobur oflokkar sum longu fimtanda desembur høvdu tikið avgerð um at arbeiða saman ja vist teir ongan politikk hava so hava teir havt for lítla tíð men hatta er ikki í lagi
ivaleyst ja takk
tjústfelagin liðinsen hvør er formaður ja eg havi ongan hug til at fara at keglast um hvussu góða tíð hesi ymisku landsstýrisfólkini hava havt til teir reformarnar sum skulu gerast eg kann bara staðfesta at tað eru nokk so fáir dagar síðani hendan samgongan var so at skipa og eg kann siga tað at tað var so eitt val mann gjørdi at taka tað undanfarnu fíggjarlógina sum eitt grundarlag og eg haldi at tað innleiðandi partin av spurningini hjá jenni sær ræna gjørdi tað at hesar útrættu armarnir sum vit hava til at finna hóvliga semjur um fíggjarlógina tvey túsund og trýogtjúgu ja eg kann bara endurtaka tað tað er tí so hevði støðan er og vit gleða okkum til arbeiðið í nevndini og tað at tað er undanfarna samgonga sum eigur alla æruni av hvussu støðan í føroyum er tað er sjálvandi ein sannleiki við við ymsum broytingum tí at tað er fólkið í føroyum sum er so rakskt vinnan er ótrúligan framfísin og røsk og løgtingi og politikararnir eiga ikki ærin av øllum er keddav at siga tað takk fyri
ja farnaðurja takk so er tað næstur røðari og tað er stuttligt
klein poulsengsæsentakk hara formaður nú viðgera vit eittílógaruppskot sum ruttvang hevur lagt fyri tingi h men eg ætlaði at byrja við at tosa eitt sindur um retorikkin rundan um ja hesa fíggjarlógina og retorikkin annars erur tað seinasta tíðarskeiðið og tá er tað serliga tað sum løgmaður hevur borið fram og eg ætlaði t byrja við at sitera
úr hansara nýggjársrøðu sja tað er nýggjársrøðu løgmans frá tvey túunog tveyogtjúgu og hann sigur millum annað eg rætti tí her við andstøðuni hondina við einum lyfti um at vilja søkja breiðu semjurnar tí vit hava breiðar semjur um nógv viðurskifti hóast ósemjan valdar um sumt og politikkur er ikki alt hóast vit eru ósamd politiskt hava vit so nógv annað í felag so nógv annað sum knýtir okkum saman

sigur løgmaður eisini at orsøkin til at eg í kvøld leggi dent á sterka álitið og breiða samstarvið er at eg óttist fyri einum ragi sum hevur ragt okkara land seinastu árini havi eg støðugt ofta ógvast ví orðavali tónin í kjakinum er mangan stríðskinnaður og kloyvandi og tað birtur undir ta fatan at ávísir samfelagsbólkar eru í stríði hvør ið annan at tað er meiri sum skilur okkum enn sum bindur okkum saman eg úri eg stúri fyri at vit tosa fram gjáir í okkara samfelagi og at hetta kann gera óbótaligan skaða so kemur tað allar síðsta og tað er eisini mítt fyrsta poeng tí orð hava týdning orð ávirka einstaklingarbólkar og alt samfelagið sitering enda hetta var eitt av eitta ein av ein av høvuðsboðskapinum hjá hjá løgmanni í hansara løgmans røðu men tað er ikki meir enn gingin á ein ein góðum mánað síðani hann helt hesa røðu so leggur javnaðarflokkurin eina mynd út á sosialu miðlarnir har tað skriva sama fíggjarlóg ymisk úrslit og hetta her er ein tann mest villeiðandi myndin e hav sæð á sosialu miðlunum síðan eg kom upp í politikk tí tað rætta var at at siga sjálvandi sama fíggjarlóg og ymiskar inntøkumetingar tí at tey úrslitini sum sum tey vísa á at vit høvdu tólv komma fýra milliónir yvirskot og ág tey nú hava hundrað og einogfjøruti milliónir yvirskot er rættiliga villeiðandi so forstreytirnar eru ikki tær somu altso tað er tað er ymiskt týspunkt mann hevur gjørt upp og inntøkumetingarnar eru so ræðiliga langt frá hvørjum øðrum og tað er tað er tann størsti munurin tí haldi eg tað er tosar um breiðar semjur mann tosar um um um at samla fólkið so haldi eg at at júst hendan myndin sum sum javrnaðarflokkurin og og tjóðveldið eisini leggja út er øgiliga splittandi mann sigur at einki skil í tykkum nú er skil í her hjá okkum sama ígjarlóg ymisk úrslit ø og eg haldi og tað hetta við sosialum miðlunum har tann vanligi borgarin situr og skrállar altso mann man misbrúkar faktiskt óvitinheitina hjá hjá tí vanliga borgaranum sum sum ikki kennir hesar fortreytirnar sum ikki kennir munin á inntøkumetingini fyrr fíggjarlógini og so í hesari fíggjarlógini vit sum vit sum sita her í løgtinginum vit royna at at lesa okkum ígjøgnum hesa kryptisku fíggjarlógina og so finna vit tað nøkulundakamindir upp og niður men tann vanligu borgarin kann slett iki gjøgnumskoða hetta her og og tí haldi eg at eg haldi tað er tað er faktiskt øgiliga skuffandi tað var øgiliga skuffandi at síggja ta myndina og og eg hugsi at er verir pá sítt pláss at at vistu løgmaður virkligan ynskir gott samstarv og og ikki at splytta at at hann kundi koma í eina umbering vegna flokkin tí at aksel le johannesen er vanliga ein øgiliga siðiligur politikari og hvør í í javnaðarapparatinum hevur gjørt hetta er tað veit eg ikki men men hann er so formaður í flokkinum og og tað er ja

og visu vit tosa umvistu vit tosa um eitt lítið sindur meira um um tað ritoriska so so beini johannesen var eitt sindur inni a tí aksel tosaði um øgiliga nógv um um fíggjarkreppuna h tosaði um tey villu fýrsuni og og fíggjakreppuna í hálvfemsunum tá ið vit viðgjørdu hesa fíggjarlógina fyrru og róðu upp undir at vit gjørdu tað sama og og rutvang hon er hon er hon er vanliga øgiliga konstruktiv men hon tosaði um hetta morgunball at miðflokkurin miðflokkurin hevðieitt morgunbal tí at mann mann futtaði tað allarsíðsta av sum hann hevði og og koyrdi bara til til at kekka heilt galið om og og kallaði kallaði tað fyri eitt morgunbal tað tað sum millum annað biljustinussen førdi fram um um løgupolitikkin og og høgni hoydal var so eisini inni á teimum fiktivu inntøkumetingunum men eg havi ikki ordiliga hug at fara upp í hetta retoriska

at tosa tosa okkum upp og tosa hini niður tá ið ta iðtað í grundini er øgiliga o lítil munur á og so hví hví brúki eg tí upp á viðgerða á retorikkin ja men eg haldi faktiskt tað er grundini tað næstan tað einasta sum splyttar okkum tí tann veruligi spurningurin sum vit viðgera í dag tað er hvør eigur hetta uppskotið hvør er tað sum eigur hetta uppskotið og tá vit ikki altso kunnu siga veruliga uum eg eg eitt uppskotið hjá una rasmussen ella eita uppskot hjá ruttvang tá eg eri munurin øgiliga lítil og tað er redorikkurin sum

hog so er ein nýggj serstøk játtan gjør til asfaltering tíggju milliónir og eygloyraskipan hjá vørn og eg haldi at tvær milliónir settar av har tað er ikki altíð so lætt at finna øll tølini fram beinanvegin men so er tað eisini ræðliga nógvar at mann sigur seg raðfesta alt møguligt men nógva tí er ræðliga smáar játtanir millum annað sendstovn í usa har mann sett tvey hundrað túsund krónur av tað trúgvi egikki at mann kemur langt við við við tvey hundrað túsund krónum

eitt afturat so vil mann raðfesta hagtøl til heimsmálini og har setur mann so seks hundrað túsund krónur av og og akkurát het her við hagtølum vit vit altso vit mangla faktiskt hagtøl upp á alt millum himmaljørð og tí heltur er øgiliga áhvert at vita hví mann akkurát vil hava hagtøl upp á heimsmálini hvat liggur í tí tí at hagstovan hjá okkum hon kann ikki hon kann ikki gongd gera btú upp í føstum prísum altso reelt altso vita vit ikki altíð um vit hava reellan búskaparvøkstur ella um tað bara eru prísvøkstur sum sum drívur okkara pt ú upp og tað haldi eg e eitt so grundleggjandi hagtal at hava up á pláss fyri at síggja hvør er tann veruligi búskaparvøksturin í føroyum og akkurát ptú er eitt tal sum man brúkar atsla at samanbera við alt millumhimmalljørðtað er so grundleggjandi hagtal og eg hevði hildið at tað skuldi veri itt av tí fyrsta at vit at mann fær raðfesta tá tað kemur til hagtøl men men hvað liggur í hesun her hagtøl til heimsmálinum tað er tað var áhugavert at at at spurt eitt sindur inn til í fíggjarnevndini hmen teir størstu broytingarnar tað er at mann faktiskt droppar skattalættan sum vit høvdu í ja í í tí fyrrifíggjarlógini og og barsilsloftið sum skuldi hækkast fyri útgjaldinum ter tað er eisini vekk øh skattalættin hann varð faktiskt fíggjaður við við tøkugjøldunum og vit fingu ofta skotið á skógvarnar at av einki av okkara átøkum var varð fíggjað og vistu hetta var tað einasta átakið sum varð fíggjað so hevur nýggja samgongan valt júst at strika hetta átakið sum var fíggjaðu tað tað tað kann mann kanska undrast eitt eitt lítið sindur av hog spurningurin er hvussu stórur munur verður á tí tí tí skattalætta sum sumsamgongan tosar um tað tað undrar meg eitt sindur at mann ikki kundi gjørt sær tíð til til at havt eitt uppskot klárt til hesa fíggjarlógina hesum viðvíkjandi

ssum er í størsti munurin sum sum ávirka botnliguna allarmest og metingar skal mann altíð taka við fyrivarni tað kann gott vera tað vera væl betri enn tað sum er nú at tað bara gongur uppeftir og tað kann eisini henda okkurt heilt kritiskt í hesum árinum og so so gongur tað hinvegin ømen tað eru serliga hesin skattalættin sum hann velur at strika sum koyrir sum økir landsskattin við hundrað og tjúgu milliónum

meirvirðisgjaldið hækkar við fjøruti og so er tað aluvinnan og og og fiskivinnan sum spýta við ja hvør sær trýss milliónir í afturat altso tað tað veksur samlað sær við hsjálvt um mann velur at at at strika ella at broyta tøkugjaldið sum sum vit annars høvdu eitta uppskot um so fara tær metingarnar upp víð trýss milliónum og so er tað tað sum eg ikki ordiliga dugi at gjøgnumskoða enn men tað er tað at rentuinntøkurnar innstandandi vaksa við fjøruti milliónum altso inntøkan av rentum veks við fjøruti milliónum og tað ta metingina eyhaldi eisini at vit mugu viðgera nærri í fíggjarnevndini hvat vendir uppi niður í hasari inntøkumetingini og og so er tað hesir vælsignaðu elbilarnir tað allarmesta gongur uppeftir men men skrásetingargjaldið tað hevur fingið eitt eitt stórt hækk niðureftir lær seinastu fíggjarlógirnar og tað verður liggjandi har niðri og vegskatturin hann stendur meira ella minni í stað nn minkar faktiskt við tveim milliónum og tað haldi eg nakað sum vit um vit mugu viðgera ordiligt nú ta eraltso er tað rímiligt at at vit forseta við við einum so ógógvusligum stuðli til elbilar og og er tað rætt at elbilar gjalda so nógv minni í vegskatt tí talið av elbilum fara at økjast markant jørgun niclasen hann spurdi eisini inn til tað ið tá vit høvdu munnligar fyrispurningar í gjár visu vit øll skulu koyra elbilar altso so mugu elbilarnir betala eitt ella annað og og inntøkurnar fara at minka øgiliga nógv vissu vit forseta við við hesum loysninum sum sum vit hava ført seinastu árini eg haldi tað er vit vit mugu tola tað at vit sjálvtum vit settu okkum okkurt fyri fyri nøkrum árum síðani so kunnu vit justera tað nú og har haldi eg sum minim um at vit eiga at seta eitt eitt prísloft á sum minimum og útreiðslurnar ja tær tær vaksa við somu ferð tær vaksa øgiliga skjótt og har er tað so ræðuliga nógvir nógvir postar og og kontoðir mann kundi viðgjørt og tí haldi ikki eg fari eg havi ikki í hvørki tíð ella yvirlit enn til at gjøgnumganga tað her men tað er nakað sum vit fara grava í í fíggjarnevndini havi eg farað ígjøgnum hvørt ráð og og og hyggja eftir hvørja konto og og sjálvandi spyrja landsstýrisfólkini um

hetta er tað í stórum kekk tað sm hava bera fram harra formaður og eg haldi at at ja her eru ræðliga nógv su vit kunnu semjast um her er ræðliga nógv gott í hesari fíggjarlógini og tí er tað í botnugrund bara retorikkurin sum sum skilur okkum íøllum førðum í hesari fíggjarlógu takk fyri
tað fyrsta e ter kailioholm johannesen ger su væl takfyri harra formaður og takk fyri eina góða røðu hetta er eg havi ikki upplivað tær fyrr hetta er jú fantastiskt uppskot bæði andstøðan og samgongan kríggjast um at sleppa at eiga hetta her vinnarabarnið tað má vera fantastiskt útgangsstøði tann besta marknaðarføringin var handan lýsingin eg haldi hon var super góð hjá samgonguni og at landsstýrismaðurin sum fór í barsil teð haldi eg at fantasta unge landsstýrismaður fyri barnsilsorðlóg men nú havi eg hoyrt at øll samgongan fyri barsil í níggju mánaðar tá i tað byrjari at arbeiða í fýraogtjúgu fyrsta januar altso samgongan byrjar at arbeiða fyrsta januar tvey túsund og fýraogtjúgu nú er øll samgongan farin í barsil eisini taðhaldi eg ikki at mann skal fara eg veit at landsstýrisfólkini arbeiða fullspygd alt gott um tað samgongan altso bjarni er farin í barsil men samgongan má ikki far í barnsiln
ja takk
haformaður tey sum sita í samgongunú teytey hava rætiliga stórar ambitiónir og og og ætlanir og tey løgdu eini ein rúgvu av uppskotnum fram ímeðan tey sótu avndstøðu og gjørdu man tað upp l kostnaðin av øllum tí so so varð tað ja nokk milliarda upphæddur sum skuldu umraðfestast og og ja vónandi vónandi blívur tað ikki ikki ein ætlanarsamgonga sum sum onkur hevur skotið fyri áðrenn eg kom upp í í politikk og og tað er tað er til undrast á at mann ikki at mann ikki ger fleiri broytingar tað tað haldi eg faktiskt og eg veit iki hvør hvørja lsi kail li holm johannesen sipaði til men men ta lýsingina sum eg sá aat fíggjarlógini eg helt at hon var beinleiðis villeiðandi tað hugsi g um tann vanliga borgarin sum royndi at har summi royndi at forsvara okkum jamen tað var korona og annað mat tað er einki við hetta at gera taðheta er ein inntøkumeting sum var broytt sum sum samgongan roynir at vinna nøkur poðinga uppá men ta var ikki framsókn tað gloymdi at siga a tað va ikki framsóknsrvar við hesum tórðinum tí at framsókn er jú ein rættiliga konstruktivar flokkur

merkti merkti skunnastøddur ja takk fyri harra formaður eg fari at takka fyri eina fína røðu eg hugsi um tá ið vit borgarligu komu til tann tíð tað var at vit tosaðu øgiliga nógv um tryggar karmar og til vinnuna fiskivinnuna og táverandi landsstýrismaðurin jakkaði vesturgoyrd eg haldi frá tí vit komu til inntil tað samt gongu eini ja tveir og tríggjar mánaðir sum var tað komið upp á pláss og tað er tað sum eg siti við millum anna at vit testa í dag til døømis er útflutningur av fiskavørum lat seg í vágaportalinum fyri løtu síðani hann vaks tvær komma fýra milliardir í tjúgu tveyogtjúgu í mun til tjúgu eingi fiskavørur
ja so er tíðin farin eftir hesum her er tað eg fái nógv tosi áðrenn mann setir spurningin í gangi út fremur tíðina í farinum so er tað eg veit ikki

ja gerso væl steffan klein polsen ja harra formaður tað er tað er púra rætt at at vit fóru øgiliga direkta inn og ynskt at geva á fiskivinnu tryggar karmar og og eg haldi atat vit mugu altso tann størsta tann størsta hóttanin ímóti ella størsti trupulleikin hjá fiskivinnuni og annars hevur verið at at tað verðið politiskt ósabilt so vónandi koma teir karmarnir at vera øgiliga støður og ja nei eg tað tað undrar meg at mann at mann velur at bíða við eitt nú hesum skattalættanum fyri at taka fatt í dag tí at altso skatta stigin altso tey intervallini sum eru har tey tølini eru ikki broytt síðani í tvey túsund og ellivu og og tað merkir at tá vit hava inflatión og tað serligat hava so høga inflatión so verður borgarin faktiskt skattaður harðari og harðari fyri hvørt ár og tí eigur mann at fara inn og gera ein skattalætta má eigur fera inn ogog og tillaga hesi hesi jøl
nú tað undrar meg at mann velur at bíða til tvey túsund og fýraogtjúgu ja takk so varð hatta handa viðmerkingin svarað trý tá eirikur jacobsen fer nú við mær ikki at gera so væl
ja ja røðarin hann hevði hann heði eina konstruktiva røðu við nógvum gløggum eygleiðingum men hugsið at spyrja um heta her við skattalættanum heldur røðarin at tað er betri at gera ein skattalátta sum vendir sosialt nøkurlunda rætt um eina tíð enn at gera ein skattalætta sum vendir sosialt skeivt kunnu vit siga nú

seja harra formaður so tað sum tað sum mann gjørdi nú minnist e ikki allar deteilirnar men tað sum hann gjørdi í tí skattalættan sum lá í fyri fíggjarlógini tað var at mann broytti intervallini sum sum liggjaí ííniðar endanum og og tað ger at láglønt og miðallønt fáa ein ágóða men sjálvandi tey sum tjena nógv tey tey hava uppaarbeit so ígjøgnum hesi ntavalli og fáa eisini ein ágóða og ja tað var ein spurningur um um mann fekk tað gjørt tað upp á onkran annan máta kanska serliga við at við at fáa kommunurnar inn og at hækka tann botnfrádráttin taðtaðtað høvdu tey tey tey lágløntu merkt øgiliga væl men eg ja eg eg veit ikki ordiliga hhvussu hvussu hvussu ariku jákustovu og hansara samstarafelag ætla at gera tað meir sosialt rætt men vist tað er møguligt so so kanska men men eg eg eg haldi bara at at ein skattalætti óansæða eigur a
fara ígjøgnum og hann skal sjálvandi venda so skjalt rætt sum møguligt men eg dugi ara iki sígja husu nókk at gera tað øðrvísi ella t broytað eftir at
fær jensaran viðmerkin ger su væl bara at siga at eg eg eri ikki samdur við og og taki ikki undir við tí sum kailie johannesen segði at okur skuldu verða stolt av hesi her fíggjarlógini eg eri stoltur av tí sum okur eiðist fíggjarlógini eri ikki stoltur av megpartin av tí sum henda samgongan eigur á fíggjarlógini og tað viktigasta tað er hetta við skattalættanum at mann loypur frá tí tað er er og siga at mann ikki havt tíð til at gera ein ein skattalætta tey vistu at skattalættin hjá farnu samgongu sambært teimum ikki var í lagi jamen hví fór tey so ikki í gongd við at við einum alternativi hví lá ikkieitt alternativ klárt tað skilji ikki tey vistu at tað sum okur gjørdu var ikki í lagi sambær teimum men hví stóðu tey ikki við einum klárum tá tey komu til hatta er fóor elendota føroya fólk skal bíða í eitt ár og hatta er sviku ímóti øllum teimum vallyftunum mann gav og bleiv valdur uppá
ja takk so
sja harra formaður hesin skattalættin sum sum jensarana eisini kemur inn á nú hann var fíggjaður altso mann hevði viðgjørt eitt uppskot um at um at tillaga tøkugjøldini øgiliga væl so tað uppskotið var klárt tað fíggjað henda skattalættan og og vi vissi hendan samgongan ynskti at gera nakrar justeringar so eg eri jes sannførdur um at mann átti at klárað at gjørt hesar justeringarnar innan fyri hesar tveir mánaðirnar sum hann hevur havt tí at tí at so innvikla kann tað ikki vera ein ein ein ein skattalátti er er neyðugur og hann hann má koma fyrr ella seinni og tað undrar meg tað undrar meg faktiskt at mann velur at bíða eitt ár
ja takk so er næstur at røða ruttvang ger so væl
góða og siðiliga og sakliga viðgerð higartil hevur tað so verið framsøgufólkini fyri ymsu flokkarnir sum eisini sita í fíggjarnevndini og tað gevur mær eisini góðar vónir fyri einari góðari og og sakligari viðgerð í fíggjarnevndini í fíggjarheiminum har snakkar mann um bryggjfinansering altso tá ið mann fer frá einari fígging til eina aðra otað er nokk ikki fíggjarlóg mann hugsar um tað men tað orðið rennur mær í hug nú tá ið vit viðgera hesa fíggjarlógina sum bæði samgonga og andstøða eiga sín part í og sjálvandi tað sum hevur verið tað mest meir kantað er at avlopið er váksið so nógv og tað hevur verið nógv tosað um

tað er eg eg fari ikki at taka mær aðru av meira enn tí sum ella vit skulu ikki taka okkum aðru av meira enn tí sum vit eiga aðruna av tær inntøku ella tann tann hækkingin í inntøkuvøkstri sum ger seg galdandi tað er tilsamans hundrað og hálvfjerðs milliónir og eg kann siga tykkum akkurát hvat ið tað bestendur av búskaparvøksturin metir mann altso ein dagførdi úskaarmeting av búsaparvøkstrinum gevur okkum fjøruti milliónir meira og sjálvandi er tað ein meting og lat meg siga beinanvegin at hesar metingarnir tað er nakað sum fíggjarmálaráðið ger og tað trúgvi eg tey flestu vita her inni men mann kann gott úti í samfelagnum fáa ta fatan at tað eru eg sum av mínum eintingum havi uppfunnið eitt ella annað tal fyri at fáa eitt passaligt avlop soleiðis er tað ikki hesar metingarnir verða gjørdar av embætisverkinum úti í fíggjarmálaráðnum og tað er orsøkin til at vit kunnu hava hampiliga álit á okkara demokratisku skipan tað r tað at vit hava eitt óheft embætisverk

fjøruti milliónir eremetingn avella ein dagførd meting á búskaparvøkstrinum harafturat koma fýrs milliónir inn afturat tí mann hevur slept skattalættanum tann skattalættin varð fíggjaður við trýss milliónum í øktum tøkugjaldi sum vit so missa mann metir avgjaldið á fiskatilfeingi sum jú er grundað á tí sum verður fiskað undanfarna ár tað gevur trýss milliónir afturat og so ver tað røntu postarnir og onkur viðmerkir tað og tað kann tykjast eitt sindur undarligt men tað gevur okkum seksogtretivu komma fimm milliónir í meir inntøkum har eru sjeyogtretivu komma fimm í í nýggjum inntøkum og ein millión í øktum røntu útreiðslum og tað r tí at tann tey lánini mann hevur hava lágafígging meðan ta rentu inntøkurnar fær mann ágóðan av beinanvegin so enn njóta vit ágóðan av hækkandi rentu í landskassanum tað fer sjálvandi ikki at blíva við meir verðisgjaldið har metir mann at at búskaparvøksturin gevur okkum tretivu milliónir afturat í mun til tann búskaparvøksturin mann hevur mmettum tá ið fíggjarlógin bleiv gjørd í heyst útluting frá partafeløgnum og grunnum har er komnar tólv milliónir afturat heildarveitingin er minkað við fimmogtjúgu milliónum og og sum eg longu nevndi so so eru trýss milliónir minni í inntøkum av tøkugjaldi frá alivinnuni og so er tað ymsar aðrar broytingar sum eisini geva okkum tríggjar komma fimm milliónir afturat hetta gevur hundrað og níggjuogtrýss komma seks milliónir og so er tað onkur sum spyr jamen hví hava tit so bara eitt avlop sum er hundrað og einogfjøruti milliónir tá kemst av øðrum tingum lønar framskrivingarnir hava vit dagført svarandi til tær sáttmálar sum eru gjørdir og har tær sáttmálar sum eru gjørdir millum annað við posta og føroya teli teir geva sjey komma fýraogfýrs prosent yvir tvey ár trý komma átta í tvey túsund og og trýogtjúgu og síðstu ársfjórðingur fýra komma null fýra altso sjey komma fýraogfýrs tilsamans og vit hava valt sum undanfarna samgonga at geva fulla lønarframskriving og tað kostar okkum fjøruti milliónir afturat afturat tí vísta seg at har vóru íløgur fyri seksogtretivu milliónir krónur sum undanfarna samgonga allarhelst eisini hevði komið við í einum broytingaruppskoti har ein ljósmotorur til smyrðil sum kostar fimtan milliónir har varð eitt ein treytaðkepsavtala um eitt grundstykkja til landssjúkrahúsið sum kostaði góðar fýra so er tað býtisavtalan millum hoydalar og frælsi sum kostaði tríggjar komma sjey vissi eg minnist rætt stórhøllin var ikki komin uppá h hon kostaði fimm milliónir ella har er tað studningur upp á fimm milliónir í ár so havi eg gloymttað síðsta tað var asfaltverkið sum eisini kravdi átta milliónir afturat og eg gangi út frá at hasar seksogtretivu milliónirnar høvdu komið við einum broytingaruppskoti frá undanfarna landsstýri vista sat fyrst í desemburmánað so longu har hevði kann eg so sigi vissu brúkti retorikkin hjá onkrum herinni so hevði eg kunnað sagt ja skilettini tey raplaðu t úr skápinum men vissi eg hugsi meg ett lítið sindur um so veit eg eisini at inntøkumetingarnir longu tá fyrsta í desembur snsannlíkt vórðu hækkaðar munandi so tann eykajáttanin hevði sannlíkt longu tá givið undanfarnu samgongu eitt frægari úrslit enn tær tólv milliónirnar

holjan tíbetur oljuprísurin lækkar um mann hevur gjørt ta mann hevur gjørt tað sum man kalla fyri eina hægging altso umann hevur fastlast nokk so stóran part av oljuni sum hevur spart okkum fimmogtjúgu milliónir sølan av tjaldur fáa vit eisini forerandi hso í øgiliga stóran mun ella kus vsu vgt siga at at her eru øgiliga nógv ting sum vit ikki hava ávirkan á sum vit fáa forverandi tað sum vit kunnu taka okkum ærina av tað er tað at vit hava ikki brúkt hesar vaksandi inntøkurnar vit hava raðfest innan fyri tar raðfestigar rammið sum undanfarna samgonga setti eg havi hug til at siga upp á oyrað tað hevði kanska verið reyp men tað liggur øgiliga tætt uppá vit hava ikki gjørt nýggjar raðfestingar vit hava umraðfest innan fyri tær raðfestingar sum undanfarna samgonga gjørdi og undanfarna samgonga gjørdi raðfestingar fyri yvir trýss milliónir í tí fíggjarlógini sum lá á borðinum tá í heyst so tað hevði verið óforsvarligt hjá okkum at lagt eitt nýtt lag av raðfestingum omaná so tað blivu vit nokk so skjótt samd um at tað var ta rammuna vit hildu okkum til

nitlasen var úti við einum tali sum segði ati rakstrarútreiðslurnar vóru vaksnar við átta komma fimm prosentum aftur har vil eg vísa á at tá ið tað stendur í tekstinum frá fíggjarmálaráðnum at rakstrarvøksturin er fýra komma fimm prosent so er tað ráðið sum ger ta útrokningina tá ið jørgun niclasen so velur at brúka nøkur onnur tøl so eru tey faktiskt nokk so áhugaverd tí at jørgun niclasen velur at sammeta tølini frá upprunaligu fíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og við ta níggju tvey túsund og trýogtjúgu og tað avdúkar at eykajáttanir ella at vøksturin í árunum tvey túsund og tveyogtjúgu í mun til ta upprunaligu fíggjarlógina at tann vøksturin var fýra prosentog tað eigur jørgun niclasen saman við sínari samgongu arina av

fýra komma fimm prosent er rakstrarvøksturin eg brúkti øgiliga nógva orku tey fyrstu árini eg var í politikki upp á at diskutera hetta talið intil eg fann út av at visti tú ordiliga vera kreativur so kundi tú stórt sæð fáa tað til akkurát tað tú vildi eg fari at halda meg til og tað havi eg faktiskt gjørt tey seinnu árini til tað talið sum ráðið roknar út og tað er altso fýra komma fimm prosent í mun til tað sum er brúkt í tvey túsund og tveyogtjúgu samhett við ta nýggju fíggjarlógina so er tað fýra komma fimm prosent og tað er ivaleysa høgt tað var trý komma níggju í tí fíggjarlógini sum undanfarna samgonga legði fram eg veit ikki hvat ið jørgunniclasen hevði fingið ta talu til vissu hann brúkti sama formil sum hann brúkti til at koma til átta komma fimm men tað hevði hvussu her ikki verið trý komma

eg havi annars brúk fyri sakligum kritikki eg vil siga og tað er eisini tær royndirnar sum eg havi frá tvey túsund og fimtan til tvey túsund og níggju nítjan at tað er ómetaliga tað hevur stóran týdning at mann hevur eina virkna andstøðu tí tað er stórtsæ ella ella tað hevur eina øgiliga disiplinerandi effekt upp á fíggjarlógararbeiði tí vit hava onga og skettlóg sum eg havi ynskt mær leingi men tað at vit hava eina vakna og virkna andstøðu ger at mann heldur seg so nøkulunda á tí smala vegnum men so skjótt andstøðan verir púra ósaklig so gekst mann eisini at lurta eftir andstøðuni so tað er eitt samspæl sum forpliktar báðar vegir og eg vóni virkuliga at eg fari at fáa eitt sakligt mótspæl frá andstøðuni tað havi eg brúk fyri

tað kundi verið nógv mann komið inn á retorikkur hevur verið t tað er sjálvandi áhugavert eg lurtaði sjálv eftir mínari egnu røðu sum eg helt í og tað var ja man far eitt sindur soleiðis upp havi eg sagt tað men vissu eg skal forsvara meg sjálva eitt sindur so var eg ikki serliga atfinningarsom eftir ítøkiliga hasi fíggjarlógini eg var øgiliga atfinningarsom sum heild um fíggjarpolitikkin hjá undanfarni samgongu og tað sum eg havi verið serliga ørgin á tað var tað sum undanfarna samgonga gjørdi fyrsta árið at mann gjørdi eina rúgvu av átøkum og mann kann fara at hyggja eftir teimum greiningum sum millum annað landsbangin gjørdi av teimum átøkunum altso tey komu at kosta við se eg minnist rætt hundrað og tretivu milliónir tað fyrsta árið púra ófíggjað og vaksandi fyri hvørt ár pluss tað at tað skeiklaði øgiliga nógv pensjónsnýskipanina sum hevði haldføri sum endamál tað hevur verið øgiliga viktigt fyri okkum í hesari samgonguni at ikki at gera nakað ófíggjað beinanvegin bara fyri at gera okkurt og tað hevði verið øgiliga torført at gera ein fíggjaðan skattalátta frá fyrsta januar í ár øhsjálvandi er tað ein rættvísur kritikkur at føroya fólk má bíða eitt ár longri eftir einum skattalátta eg vil so siga eingin av av samgonguflokkunum hevur lovað ein skattalætta frá fyrsta januar í ár men vit hava lovað ein skattalætta og tað fara vit at halda

eisini í mun til ta uppskotið sum undanfarna samgonga legði fram eg haldi faktiskt at teir hækkaðu eini einir seksogtjúgu milliónir men ein orsøk er so tær løgurnar sum lógu sum ikki vórðu tiknar við sum vit hava ikki væl vit kunnu ikki droppa handan har hjálpamotoruin hjá hjá smyrli ella handan hasa treytaða keypsavtaluna mann hevur gjørt um eitt grundstykki til landssjúkrahúsið tað hava vit ikki oriliga møguleika at at tað er tað ikki ikki nakran reellan møguleika fyri at velja frá sog tað haldi eg eisini er rætt at vit halda fast í tað tíðin hjá mær er við at vera farin vissi hetta her er er álítandi men eg íminti meir eg komi at taka orðið seinni men enn einaferð so fari eg at takka fyri eina eina sakliga viðgerð av fíggjarlógun
higartil takk fyri ja takk fyri og so er tað viðmerkingar úti í salinum og
beinur johannesen er tann fyrsti ger so væl takk fyri frú forkvinna ja tað er tað sum vita kanska í fólkaflokkin hava saknað mest her beint tað er skattalættin og vit halda sjálvandi harmiligt at hann ikki kom við hesumer upskotinum men eg hugsi at vita hvat iðlandsstýriskvinnan heldur mann skal gera nú var hon faktiskt ja í tí orðaskiftnum ið var helst nokk so positivug tann skattaláttan sum lá fyri og millum annað tað at tað kundi loysa seg betri arbeiði og taka eitt eyka tak og so framvegis so hugsaði at vita nú tá mann arbeiðir við einum skattalætta sigur mann her hvussu ætlar landsstýriskvinnan at hann skal síggja út verður tað líknandi tíð sum bleiv lagt fram í tinginum tá
takk fyri ja takk fyri
og sør tað landsstýriskvinnan gerst vælsannføri at vit hava avtalað í samgonguskjalinum at tann skattalættin sum vit gera skal eisini økja um arbeiðsútboðið og í tí liggur at tað skal vera ein skattalætti sum eggjar fólki til at arbeiða meir og har hevur vit mítt í páhaldi hvussu hevur verið at serliga á umsorganarøkinum har sum vit okkum mangla fólk har sum øgiliga nógv arbeiða niðursetta tíð har er tá ið mann so fer upp í tí sum merkir mann øgiliga lítið ella at fólk hvussu merkja tað tað stendur ikki mál við innsatsin tí tú fært bara minni og minni burturúr jú meira tú arbeiðir so tað er eitt av tí sum eg avgjørt vil hava broytt fari eg at gera mína ávirkan galdandi vissu tað ber til men annars vil eg eisini siga og tað haldi eg eisini undanfarna samgonga skal hava rós fyri tí at skattalættin var tað einasta átakið við seg ikki fari eg heilt skeiv sum undanfarna samgonga hevði fíggjað so í so máta er tað kanska heimligt at tað fór fyri bakka í tí at at at vit fingu nýval men men har var so ein fígging
ganga av tí skattalættanum takk fyri ja takk fyri og tann næsta við
merkja er hanna jensen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja takk fyri røðuna ruttvang og og til lukku við nýggju fíggjarlógini fyrstu fíggjarlógini sum landsstýriskvinna rutvang nevndi hetta her við at hetta bara at gera okkurt beinanveg fyri bara fyri at hava gjørt okkurt og hvat hvat er kanska fyrimunurin við at gera tað ella fyrimunurin við at taka sær eitt sindur meira stundir til at gera tingini og so vandin við at tað kanska bara blívur til einki tí mann ikki ger tað beinanveg eg veit iki um ruttvang kanska kann hugla eitt sindur um um tað takk fyri

og so er tað landsstýriskvinnan æftur ger sovæl takk fyri ja eg haldi ikki altíð at tað hevur víst seg at arbeiða skjótt hevur verið gott tað riggar oftani gott politiskt serliga visti tú nógv nógvar nýggjar politikarar at líkasum at hurra okkurt ígjøgnum áðrenn fólk ordiliga hava gjøgnumskoðað hvat tað er tey ganga við til eg vil so eisini siga at hetta her valið kom í úrt tí tað gjørdi eisini kanska at mann ikki mann hevði ikki nakrar ferdigar ella liðugt seymaðar loysnir á borðinum sum mann kanska hevði havt við sær vissevalið kom tá ið tað varð planlagt møguliga øh og so hava flokkarnir heldur ikki tað maskinarí sum mann til dømis sær í danmark at mann mann hevur mann hevur ein heilan stap sum sum nærmast ger tað sum ráðini hjá okkum gera liðug skattauppskot og sovorð tað hava vit ikki møguleikar fyri í føroyum vit kunna hava nakrar politiskar viðsjónir men tær mugu gjøgnum arbeiðast væl av einum
lat verkinum og ikki bara hurrast ígjøgnum takk fyri ja takk fyri og næstu viðmerki
er kærligi holm johannesen ger so væl ja takk fyri frí fólkina og hjartaliga til lukku við okkara fíggjarlóg sum øll siga seg eiga bæði samgonga og andstøða og eg minnist við trætast øgiligt tá ið so er ruthsætt í fíggjarnevndini um hetta eina koma átta prosent sum vøksturin var vaksin men nú er hann vaksin trý komma níggju ella trý komma átta men tað er er ein klók skapur at mann uppførir sær heilt annaðleiðis tá mann er í andstøðu enn tá mann er í samgongu og tað er ein klók skapur sum skal til at síggja tað higartil haldi eg av eitt óamindiliga positivt inntrykk av rudvang sum hevur verið í fjølminnum at alt skal fíggjast og tað haldi eg er øgiliga gott í teimum árum sum koma
fyri ja takk
fyri og so er tað landsstýriskvinnan aftur ger so væl ja men eg kann bara takka fyri vøkru orðini og eg fari at gera hvat eg kann fyri at liva upp til tey takk
akfyri ja takk fyri og næstu viðmerkjari er
magnus rasmussen gersvæltakk fyri frú forkvina eg fari at taka fatur í tí sum ruttvang nevndi um hetta her við at hava eina virkna andstøðu og nú hevur hon roynt sjálv at verið í andstøðu men hvussu viktigt tað er at tað er virðiligt og at tað er konstruktivt og tað ikki blívur óseriøst tað má eg taka undirvið og so vil eg siga tað at tað er líka viktigt hjá teimum sum sita í stjórn og úr samgongu at tey eisini liva upp til hasi kriteriuni eg haldi løgmaður nevndi tað í í síni fyrstu røðu nú á nýggjárinum akkurát um hetta her men hvør avger hetta tað er bara vit sum sita í tinginum

ja takk fyri og ger so væl landsstýriskvinnan takk fyri ja eg eri púra samd og eg haldi eisini at vit kanska sum sita her inni gjøgnum skoða ikki hvussu tað upplivist úti um landið tí at fólk runta um landið síggja ikki at vit hóast vit hava øgiliga ógvusligar orðadráttir her inni nærmast hálsfevnast úti í kantini tí at hettar er bara neymoftigeym og og og tað haldi eg eisini vit skulu minnast til at veruleikin úti í samfelagnum er ein annar og tíbetur kann mann siga at mann ikki tosar soleiðis við hvønn annan sum vit gera tíðin her inni úti í samfelagnum men egtakki fyri og eg haldi tað er fínt at við
minna hvønn annan á tað regluliga takk fyri ja takk fyri og næsti røðarin er bjarni hammer
og sum sagt er tað gleðiligt at okur eru komin so mikið langt at okur kunna viðgera eina veruliga fíggjarlóg fyri tvey túsundogtrýogtjúgu

í kappróðri og su nógvum øðrum í lívinum er tað gott at koma gott frá starvt og tað má man siga at hendan samgongan er komin gott frá starvt okur koma við einum yvirskoti á hundrað og einogfjøruti milliónir og tað skal undra meg um okur ikki koma á mál við tí størsta yvirskotinum tey seinastu árini altso við einum enn størri yvirskoti entir hundrað og einogfjøruti milliónirnum tá ið hetta her árið er tað hevur verið øgiligar atfinningar longu nú at henda samgongan ikki hevur klárað at koma í en skattalætta upp á ein mánað sum okur veruleikanum hava sitið men eg kann so ikki vísa vísa á nøkur ting og kanska ímótisøgni móti te sum magnus rasmussen nevnd í áðni at undanfarna samgonga tað eigast a øll at minnast fór upp á val tvey túsund og nítjan at geva ein skattalætta beinanvegin og at gera samhaldsfasta skattafría minnast tykku tað eg minnist tað og tað eigur føroyafólk at minnast og so sótu tey í trý ár og gjørdu einki sóaltso gjørdu null við hesi her tey størstu vallyftini sum vóru frú forkvinna tað minnast tykkur men so beint áðrenn lukkutíð áðrenn tað begynti tað skynklaði í ósemur ar vóra stórar innanhesis so kemur mann niðan við eina skattalætta har sum hann sigur at tey sum kjena mynst skulu einki hava tey sum kjena miðal skula fáa eit lítið sindur men treytin fyri tey sum fáa miðal skula fáa maka er at tey sum kena mest skula fáa duupbultnógv hvør kann erta fyri nakað óseriøst at koma við og so ganga og finnast at at hendan samgongan ikki er komin við einum einum skattalætta upp á ein mánað vór tað herrebuvari sigur bara men aftur til fíggjarlógina

men tað eru eingin loyna tá ikur viðgera hesa her fíggjarlógina at bróðarporturin er úr sami fíggjarlógaruppskoti sum undanfarna landsstýrið legði fyri løgtingið stutt áðrenn tey kastaði hongtlaði í ringin stutt áðrenn tá eg ikki orkaði ella faktiskt tímdi meira hvat tað var tað vit tykur ikki men tey gjørdu øllum førum tað at hesin er skattalættan sum tey vildu hava ígjøgnum ikki bleiv gjøgnumførdur tí tað legði frá sær árin

men sum sagt mann byggir á undanfarna herðar og so víðari og tað er sjávandi skilagott og tað noyðist hon at gera og serliga tá i mann hugsar um at eg væl e útskrivað beint árenm jól sum mann sigur ongantíð er serliga gott og tí er tað blivið sum tað eru og og g og okur eru glað við at føra tastafettina víðari og og gera tað so gott sum okur kunna og fáa nøkur nøkur fingramerki á men harra formaður sjálvt um okur skulu vænta ein minni búskaparvøkstur komandi árini við nógvum óvissum í heiminum kríggið høgari inflatión hókkandi prísin hókkandi rentin so er búskapurin væl fyðri í tað er nokk a arbeiðið til flest allar hendur og er arbeiðsloysið í føroyum tað legsta í europa í dag tað er gleðiligt hyggingur at úrslitinum fyri tvey túsund og tveyogtjúgu so eru inntøkurnar væl hægri enn undanfarna samgonga sjálv ventaði tí fíggjarmálaráðið metir at yvirskotið fyri tveyogtjúgu kmur ferð nokk at nærkast tvey hundrað milliónum og tað mundi vi gleðast yvir og tað er serliga á teimum teimum av mmiginntøkum og øðrum avgjøldum millum annað oljuavgjaldi eru oljuprýsið fór ølga høgt upp og tað gav hasum landinum nógvar pengar eyka pengar fólkavøksturin og samansøtingin hevur eisini sínar avbjóðingar tí útreiðslurnar hækkað samsvarandi men hædd fyri teimum frá hesum her fraskrivingunum í hesari fíggjarlógini men bústaðarmynstri eru eitt sindur av sjegla har okur síggja at tær heilt stóru tilflytingarnir eru í høvuðsstaðarøkinum alt gott um tað men tað eru ikki bara gott tí tað er sera umráðandi at hædl verður tikin fyri at gera tað møguligt og lættari at seta búgv uttan fyri meginøkið minstri sum okur eru vitni til er faktiskt eitt lítiðsindur ræðandi tí tað virka sum um at øll skulu stappa saman inn á meginøkið og meðan fleiri og fleiri bústaðir standa tómur í útjarðinum bankarnir skylda upp á at tað kunnu ikki geva lán tí okur hava hert krøvini mí her løgtinginum sum gera tað nærum ógjørligt hjá vanligum familjum at seta bygd at fáa hesær egna bústað og faktiskt uttan fyri miðstaðarøki tú kanst faktiskt fáa lán uppá tríggjar milliónir í miðstaðarøkinum men tú kanst ikki fáa lán upp á eina millióni nógvastaðnis uttanfyri hvat mann skal t gera tað vita okur ikki av tað verður snakkað um at húsalandsgrunnirnir skulu koma inn ella ein almennan bankan tað veit eg ikki men men tað er øgiliga keðiligt at tað er soleiðis sær okur eiga kanska eisini at geva kommununum tær heimildirnar at tey kunna seta á nøkur tænastugjøld á tey húsini sum standa tóm í útjarðanum í dag har sum eigararnir búgva onkrar aðrastaðni men slekkki brúka tey hvørki til vanligan bústað ei heldur til at leiga tað kundi kanska tvungið tey til at selta illa um ikki annað at langtíðar leiga tey út eg taka nakrar raðfestingar burturúr játtanin til at fyrireika endurnýggja strandferðsluflotan tað er øgiliga skilagott og tað er kanska fleiri ár for seint men men beturi seint enn ongantíð flotin er alt for gamal hjálpar motorurin til smyrðul tað er átrokandi neyðugt at gera tað og eg vil líka í hesum sambandi n ella vísa á at minna á kanska at at landsstýrismaðurin má gera tað sum mann kann í sannførslumálum at royna og finna at avloysara skip fyri tann fullkomiliga óbrúkiliga herlofstríð sum undanfarna samgonga kom dragandi við altso fullkomiliga undir allan kritikk og evir næstan sagt tað er ótilgeviligt at mann kemur við hasam skipi og og tvingar eina heila oyggj at sigla við hona vónandi fær landsstýrismaðurin at gera okkurt fyri at koma atøllu førin at fáa eina betur eina beturbtbetur betur skip sjálvt um tíðin ikki er so góð til tað áðrenn báturin skal ella fimetorurin skal skiftast asalteringin tíggju milliónir sera gott at man kemur ong at mann kemur í gongd við tað eitt annað sum er nýtt at nýggj raðfesting frá hesar samgonguni tað er at er settir at tað verður sett tfærr milliónir av til eygleiðara umborð hvat útlendsk skipfiskiskip gera í føroyskum alsu føroyskum sjógvi tí í prinsippinum so vitøkur yvirhøvur ikki hvat hesi her útlendsku skipini fiska í føroyum hvat tey koyra í lastnar og sum so hvat er umskipa tí vørini hevur ikki havt pening til tað og til tað kann sigast at tey føroysku skipini sum fiska bareunshavinum tey hava russiskar eygleiðarar umborð tá tey ruí rusiskum sjógvi og sum eg skilji eg spurdi meg føra í morgun so skulu tey føroysku reiðaríini sjálv gjalda fyri

tí at lýsa í einum í suðuroynni og sugdi at lýsa koyring tað er øgiliga gleðiligt tí hetta hevur verið eitt mann kann siga tógvirsturíð og har sleppust ikkeg undan at at takka undanfarna landstýrismannin kali oholm johannesen kanska stjóranum eisini á suðuroya sjúkrahúsi fyrr at hava tvingandi í gjøgnum tí taðhevr ikki verið væl vilji áðrenn og so ein tøkn til sitandi lansstýriskvinnuna sum endiliga hevi sætt pengar av til at keypa tí at lisið sat lyttin til veruliga a gera tað lisirna og tað er kom mín land og tað starta longru í augustmannahorgur og tað er fantastiskt áøllum førum egknnlíkað nevna tað at undanfarna samgongan setti fýra ár og fekk sto ikki dialisina at rigga í suðuroynni og okur koma at sita hálvt ár og fáa so aeg haldi at su forkvinna at at eg keðiligt at hoyra nakrar sonar kommantarur frá aftas rekki sum einki uppá halda hava tí man siti og floyta í fýra ár men hetað her er eisini hetta er tað sum ger at hetta er hetta er tað sum mann beindanin víðari skal fóra kanna um tað eru nakar aðrar viðgerðir sum okur kunna fáa flutt suður suðurasjúkrahús til sjúklingar sum aðr aðrir sjúklingar sum hava aðrar sjúkur sum noyðast at tvingast út á opið hav til at fáa kanningar í havn hvat annað kann mann gera hr suðuri sum er at so visti ikki sjálvandi er lís hattaslátt tila at lýs neyðugt ber tað til

aðrar raðfestingar onkrar nýggjari onkrar v teimum gomlu her er millum annað yvirtøka av loftrúnum tað er haldi eg skilagott og so er ein fín her sum mann sigur mann sum ann ikki kann hyggja burturfrá tað er an skal gerast arbeiði við at geraeina sendistoðu í usa at mann skal opna eina sendistoðu við worsintom men tað stendur einki um ta sendistovuna sumopinbart opnmar nukk ella longu er latin upp tað hevði verið tað hevð er egiliga gleðiligt at fingið landsstýrismannin í í uttanriksmálum á greitt okkum frá tí sendistovuni sum longu er litin upp hí nukk sum einki var av so er ítróttaskúlin í vági hannhevur fungið ein hægri játtan øgiliga gott meira ein flokk afturat til námsfrøði lesandi frítíðartilboð til børnimi atismu og so er tað ja ymiskt átøk til tað grøna orkuskiftið sum sjálvandi øll er skilagóð eg havi gott nein kanska ein spurning til til ing landstýriskvinnuna í umhvørvismálum um vátlendi skrásetingina júst hvat hon gongur út uppá altso at fáa tað skrásett vátlendar í føroyum er øgiliga skilagott at fáa at vita men hvat ynskir mann ynskir mann at fáa tey vátlendini drenaði so tað er betur bit betur velting be betur segði í neyt men ella eta til tað grøna orkuskifti sum mann hevur hoyrt tað skal vera øgiliga gott til at upptaka sigotvey tað haldi eg at landstýriskvinnan kemur at greiða okkrum frá tí at nógv vita ikki akkurát hvat tað merkir

so er tað mótrokningin av pensjónum tað eg arbeiði eg fari í gongd men ø tey sum hava fylgt við tíðindunum í danmark so er hava danir boðað frá at teir fara at avtaka mótrokningin av pensjónum tí teir akkurát sum í føroyum hava tørv á arbeiðsmegi og tað er skilagott at vita tað seinast vil eg barna nevna allarseinast tað er heimið til seinheilaskødd sum fer at lata upp í einum bygningi við síðla á tvøroyri tað er óalmindiliga gott tí okur hava longu sjúklingar sum verða sendir til klaksvíkar sum eg síggi í verandi løtu og tað er nemniliga aftur eitt dømi upp á hvussu viktigt tað er at at landsstýrið og løgtingið ger tað møguligt at búgva aðrastaðni í landinum enn í miðstaðararøkinum líkamikið keyra førleikar tú hevur ella hvat sjúkur tú hevur frú forkvinna og tað er akkurát tað sum er so viktigt at okur gera tað møguligt at búgva og at kunna liva hjá sínum nærmastu líkamikið samanumtikið vil eg siga sum formaðurin í fíggjarnevndini at okur fóru at fáa eina breiða semju um hetta her fíggjarlógina sum formaðurin fíggjarnevdin segði tí alt annað hevði verið
merkiligt takk fyri for forklædina ja takk fyri og tað eru viðmerkingar útsæð
hal og ty caili holm johannesen ger so væl ja takk fyri frú forkvina eg fari eisini at takka bjarna hammer fyri okkara fíggjarlóg hog vit eiga han úøll andstøðu og samgonga lítið rættleiðing a dialisuviðgerðini suðuri hana hava vit øll tikið undir við altso bæði andstøða og samgonga allan vegin ígjøgnum í keypti útgerðina í septemburmánaði síðsta ár tá tosaði við stjóran har suðuri tá var útgerðin dbestilt til at fáa dialisu og eg síggi við gleði at landsstýriskvinnan tekur stafettina víðari og set út í gongd men tað má organiserast ordiliga soleiðis at mann ikki doyr av tí at so mán má gera tað so professionelt at tað er partur av timunum í havnini eisini og at mann fær taðr at rigga tí tí bíðar mann eisini eftir at fáa upplýsingar frá leiðsluni og sjúkrahúsinum hvussu mann gjørdi tað rætt og tað er gott at tað verður sett í gongd men útgerðin er langt síðan keypt
bleiv keypt síðsta ja takk fyri
gsæjtak fyri frú forkvinna ja eg eg eri samdur við kali oholm johannesen men teir pengarnir sum landsstýriskvinnan hú sett á nú eina komma fimm sjey fimm milliónir tað vórðu so ikki settar á áðrenn tað er nakað sum eg komið á nú ja ja tað bar bara ikki setta á o tað er umráðandi at teir pengarnir eru á og í fíggjarnevndini fara okur at taka tað upp og snakka við landstýriskvinnuna um tað er nokk ella muu hava meira om mi ikki munu hava meir so ferð nú meir fyri tað tí sjálvandi skal hatta har setast í verk tí tað hevur verið so leingi og áva hs og har skal líka minnast til tað síðsta hesi sitandi landsstýriskvinna sett á tí teir pengarnir
manglaði takk fyri frú forkvinna ja takk fyri og tann næst
tav viðmerki jørgunniclasen ger sovælfrú forkvinna bjarni hammer nevndi hether við vátlendi altso tað eg sum eg kenni til tað er at royna at fáa tað á drena so tað kann geva meira fóður men skilti eg bjarni hammer rætt at nú nú vil mann hava so nógv vátlendir sum møguligt at sum skal eta sotvey altso tað er tað er tað skulu v nú helst fáa so nógv vátlendir í føroyum sum e vóru møguligt eg eg so skilti eg tað tí tí spyrji eg upp aftur men so kemur tað til til landstýrismann í utanríkismálanum sum oopna sendistovu í grønlandi og nú sigur formanin í uttanlandsnevndini at eingin visti av tí altso er tað so galið a tá høgni hoydal ikki er komið til uttanlandsnevndina at forhoyra seg altso tað er hvussu sær tað sum eg altíð havi hoyrt for høgn hoydal e hvussu vikt og tað er altso tað er lógarbrot ikki at tað hava verið hjá uttanlandsnevndini og hevur høgni hoydal verið hjá uttanlandsnevndini við hesari sendistovuni sum hann knappliga hálaði
prátinum takk fyri og so er
grtakfyri frú forkvina nú trúði at jørgun niclasen fór at spyrja um tann skattataðr tann skatta fría samhandsfastan sum ongantíð setur í verk men men nei eg veit ikki segðir etu ikki ctey sum eg veit um men men tað er tað at eg havi eina varhugan av hvat tað er men tað er gott at fáa tey skrásett hesi her vátulendini tað er eingin iving um tað tí at so kunnu okurt sum ikki vita ordiga hvat tað snýr seg um hvussu nógv vátulendir okur hava í føroyum og um tay skulu drenast ella ikki ella tað skal brúkast okurt annað endamál men tað eru settar nakrar hundrað túsund krónur av eg haldi tað var sjey hundrað túsund er settar av og lat okkum fáa tað skrásett og vónandi er tað gott brúktir pengar tá tað kemur har til í samband við sendistovuni nukku altso e havi sjóvandi spurt meg fyrri eg haldi eg veit ja jú sjálvandi veit landstýrismaðurin á økinum hvat tað snýr seg um menja nei nei eg me eg eri fariskyldu eg veit ikki heldur uttan tað at at sendikvinnan í íslandi hon skal hava kontór eisini í nukk altso hon hevur skal røkja bæði grønland og ísland og tað er sikurt skilagott at okur hava eittannað stað betri samband við grønland o okur
hava okur hava eitt rímiligt virksemi har yviri tíðin er farin takk fyri tann næsti at røða er
ein fíggjarlóg sum eg nú havi eg vorðið niðan á tingið tvær ferðir eftir hondini men eg havi verið v nøgudur við boðarhaldi avlopið í ár er munað størri í hesi útgávuni á fíggjarlógini enn tí fyrru hundrað og einogfjøruti miliónir í mun til tólv milliónir og tað er sum fleiri hava verið inniá longu fyrr broyttu og betraðu inntøkumetingarnar sum koma hesum fíggjarlógaruppskotinum til góðar eg haldi tað er gott at mann við hesum nógv størri væntaða yvirskotinum at mannhevur valt ikki at brúka pengarnar men at mann vísa varsemi sjálvt um inntøkurnar vaksa og vaksa skjótt tað er varksemi sum eigur at verða lyklaorðið í fíggjarlógararbeiðinum eisini framúr

hóast tað hóast at varksemi er tað sum haldi eg skal liggja til grunds fyri tí arbeiði sum eitt fíggjarlógararbeiði er so eru tað stórar ætlanir fyri framman hjá hesumi samgonguni og tað kunnu vit vera spent uppá tí tað eru neyðugar ætlanir millum annað skattalættin sum eltir hondini er blivin tema í hesum kjakinum og sum formaður í mentanarnevndini so eri eg spentur upp á arbeiðið sum fer í gongd har til dømis á skúlaøkinum har ætlanin er millum annað lækkan næmingatalið í flokkunum stytta skúladagin og spennandi ætlanir eru eisini til dømis á miðlaøkinum so har er har eru nógvar ætlanir nógvar verkætlanir nógv átøk sum fara ígongd og eisini eru farin gongd øll neyðug átøk sum skulu gevast tey krevja eitt trúgt og nærlagt arbeiði og ikki minst krevja tey at pengar skulu finnast til tað og nú hevur nógvur kritikkur verið av hesum uppskotinum at mann hevur sitið so øgiliga leingi opinbært í ein mánaða mann situr án heilan mánaðu g einki fingið burturúr tað er ikki rætt tað vita eisini øll sum siga tað men ein máni til tey átøkini sum hann ætlar at gera er ikki nokk tíðin har ið mann skundaði stór uppskot og stórar broytingar ígjøgnum má og skal vera farin tí ati tað mesta skal gerast við skili og tá ið ferðin áttu g er ov stór so er tað ov nógv sum dettur av í singinum í teimum ymsu átøkunum taðhevur eisini verið sagt at raðfestingarnar mangla í stóran mun í hesum her í hesi fíggjarlógini tað er heldur ikki rætt teir stóru raðfestingarnar eru ikki við nei og tað er so heldur ikki uttan orsøk landstýriskvinnan í fíggjarmálnum var greið frá byrjanini av at hendan fíggjarlógin fór í stóran mun at byggja á tað fíggjarlógaruppskotið sum lá vit vóru komin inni á nýtt ár í januarmánað og at fara at gera teir stóru broytingarnar tá ið árið er byrjað og hjá teimum allarflestu lagt til rættis er ikki skilagott tær um tær raðfestingarnar sum eru gjørdar so eru fleiri at fegnast um lagt er upp til eina hægri játtan at hækkað flokslæraraskipanina tað haldi eg er gott og neyðugt mann er byrjaður at leggja pengar av til nýggj strandfaraskip tað er gott við líkahalda vegum raðfest kampusætlan í havn suðuroyartunnilin og óheft orkuvegleiðing og ikki minst so eru vit eisini farin at skerja aftur í ríkisveitingini sum er upp á tíðina og skuldi helst v lagt í eina fasta rammu tað kann gott vera fimmogtjúgu árum um fimmogtjúgu milónur um árið fyri mína skyld og lat tað bara vera fimmogtjúgu miliónir um árið inntil ríkisveikingin er vekk men tøðerur so byrjaði so g eri eg eisini glaður fyri nógvar av teimum raðfestingunum sum stóðu í hinum uppskotunum og sum man valt at halda fast í ikki minst heimi til seinheiltaskadd í suðuri frítíðartilboð til børn við serligum tørvi bæði neyðug at seta pengar av til bæði neyðug at halda fast í og ikki minst so eri eg ke blívur mann kanska eitt sindur lokalur tað blívur mann avog á so eri eg fegin um mann valdi at halda fast í ætlanini at borða dalstunnilin ígjøgnum í ár tað arbeiðið hevur tikið ríkiliga langa tíð tað arbei tikið í ríkililalanga tíð og skuldi helst verið liðugt nú skal tað so gerast liðugt skjótas skjólt seinnu árini hava vit havt ein øgiliga ógvusligan vøkstur í føroyum metingarnar sum eg lesi í fíggjarlógini siga at í tveyogtjúgu hækkaði brutnsjóvar ún tøkkan tíggju prosent og at prísirnir havav góðir arbeiðsloysi lágt og inntøkurnar bara vaksnar áðrundan ári men nú stendur so eisini skrivað í fíggjarlógaruppskotinum at vøksturin fer at minka óvissnar eru størri og tað fer eisini at síggjast aftur í árunum sum koma nú var eg saman við fleiri øðrum inni her í gjár til eina frálíka ráðstevnu í runavík sum var um politikkin sum samgongan hevur lagt fyri dagin ghar var boðskapurin frá øllum sum vóru til staðar altso tað vóru vinnan tað vóru fakfeløg tað vóru kommunali geirin og tað vóru ymisk onnur sum høvdu ein boðskap og tað var leggið fíggjarpolitikkin betur til rættis og leggi langtíðarætlanirnar fram tað er besti mátin at skapa tryggleika og skapa kontronuitet soleiðis at øll vita hvat tey skuldu fyri halda seg til leggið alt betur til rættis og fái langtíðar semjurnar um tað eisini og tað er í grundini tað sama sum búskaparráðið fleiri ferð hevur sagt at tað manglar í fíggjarpolitikkinum í føroyum búskaparráðið segði eisini og hevur fleiri ferði sagt og tað varð eisini tikið fram fleiri ferði í gjárkvøldið at hetta manglandi til rætta leggingin saman við haldførunum í fíggjarpolitikkinum haldførunum hjá okum hetta er blivin øgiliga hetta er blivinir øgiliga stórar avbjóðingar sum vit hava og trupulleikarnir fara bara at gerast størri og størri sum áðrenni ganga tí at tað at tað gerast alsamt fleiri eldri og og eru ikki nøkur loyna tað hava vt vitað í nógv ár tað at tað krevja stórar broytingar nýggjar broytingar nýggjar hugsanir um tey stóru vælferðarøkini til dømis almannaøki heilsuøki og sovíðari at tað krevur stórar broytingar nýggjar tankar nú tað er heldur ikki nakað nýtt tað er nakað sum vit hava fingið at vita í nógv ár at vit skulu hyggja eftir øllum okara sosialu veitingum og sosialari hjálp og hyggja eftir grundalagnum undir teimum og hvussu tað kemur at føra seg komandi árini tað haa vit hava vitað í nógv einki av hesum er nýtt men eftir hondini er tað blivið sum tá iðtá ið ketil or kálvur fara tilsørvágs í grind í fekkara ferð og kálvur sær bilarnar koyra framvið á vegnum teir fara til gongu eftir gomlu gøtuni so sigur kolvur og pápa sín at kunnu vit ikki fara eftir vegnum tað er nógv skjótari men gamli sigurpanin nei gamla gøtan hevur altíð verið fín og hon er fín enn og tað er har til vit eru komin øll hesi tingini sjálvt um tað var skjótari eftir vegnum so tók mann tann gamla vegin tí tað egi altíð rigga øll hesi tingini sum eeri søgd nú um manglandi haldføri og sovíðari einki avtíð er nýtt til tann gamla gøtan men vit ganga eftir henni enn eg haldi tíðin er komin at vit fara oman á vegin og at vit fara ta nýggja vegin og tað skal so vera áheitanin her frá tá ið mann fer í holt fíggjarlógararbeiðið ta næstu fíggjarlógina at hav tað sum grundarlag undir fíggjarlógini langtíðarætlanina haldføri í búskapinum eisini tá mann fer í holt við tey stóru átøkini sum arbeiðsvika og skattalætti og lønarligt og mótrokning og hvør annað man ætlar sær hav haldføri undir øllum tí sum mann ger og legg ikki afturat tí legg ikki afturat tí óvissusum
so longu er í skipan takk fyri takk fyri og so eru tað viðmerkingar og
jóhannes joensen er tann fyrsti ger sovæl ja takk fyri frú forkvina ja sólit sólit nolsoy hevur skilagóð orð hetta við haldføraum er sjálvandi avgerandi men mann má ikki attrast fyri at gera átøk allíkavæl tí tað skal kunna vera betri betri at liva í føroyum sum føroyingur men serliga gleðiligt er tað at vit nú hava fingið dal við báðir hava stóran áhuga í at fáa hann ígjøgnum borðið in litnan so tað verður gott at hann er verður borað ígjøgnum og vónandi fáa vit eina góða farleiga til dals so tað taði gleðast seg bara um so kanska í næsta ár so
koyrandi til dals takk fyri ja takk fyri og so erið
fyri frú forkvina ja átøk skuldu gerast sanniliga skuldu tað tað men seinast mann gjørdi eina pensjónsnýsskipan haldi at tá var nemliga lyklorð í haldføri og tað var ein stór broyting og tað var haldføri sum varð berandi undir tí so saktans kann tú gera stór átøk saktans men tú mást tryggja tær at tey eru bar haldfør eisini framúr tað haldi
haldi eg sigi seg sjálvt takk fyri ja takk fyri og
so er tað hanan jensen sum fær ein viðmerking gerso væl takk fyri frú forkvinna og takk fyri ena góða røðu sólvit nolsøe nú er sólvit nolsøe formaður í mentanarnevndini og tosaði um hettar at gera langtíðar semjur og eg kundi hugsað mær at spurt hann um hann hevur nakrar tankar viðvíkjandi málpolitikki tí sum snýr seg um okkara mál og tá kunn vit tosa bæði um tað sum gongur fyri seg innan fyri skúlagátt men eisini innan fyri frítíðarvirksemi tøkni og og orðabøkur ogransking og annað tí eg eg meti at vit kundu gjørt meira vit hava ei serstakt mál sum bara vit hava og eingin annar hevur
tað málið takk fyri frá forkvøldi ja takk fyri
takk fyri frú forkvina ja til honnu jensen ja tað er púra rætt nú vit hava børn sum eru í einum øgiliga lætt á virkiligum aldri ganga í skúla og eg hoyri dagliga hvørja ávirkan í útlendsk mál hevur á teirra mál og tað er í grundini øgiliga harmligt at síggja so sanniliga eru larmklokkurnar eisini har hava hava verið frá í nógv ár so har eru stór átøks skulu gerast og jú altso nú vilstu vit halda okum inanfyri mentanarøkið la tað málsøki so er ela undirvísingarmálsøki so er skúlin sjálvandi upplagdur men í øllum øðrum eisini kringvarpið hevði ein málpolitikk og øll onnur haldi eg sum ávirka sourla so ta dagligu taluna og hoyrast nógv skulu hava ein
men málpolitikk haldi eg sjálvsagt takk fyri ja takk fyri og tann næstu røðarin er so jenus a rana ger so væl
mátti lurta eftir einum práti við eitti fyrrverandi eitt valevni til býróðsvalið fyri ein av samgonguflokkunum tað sum var hansara neyðaróp tað var hetta her fyri tveimum árum síðani eg stilla upp til býrárðspalið og hann trúði øllum tí sum flokkurin segði men eg funni útav at flokkurin meinti einki við nakað tíð sum teir søgdu eg tóki hatta er akkurát tann kenslan sum eg standi eftir við aflanir at hava lisið fíggjarlógina eg var runt tul nógvar valfundir lyftini vóru øgilig altso skattalætti og stuðul her út nú til tey sum vóru illa fyrikominr á kreppuni pdefensering av emveg eg veit ikki hvat er ikki var onkra formoanninum altso eg stonti hvat gera okur her okra ongan livandi kjans tá tá ið sá hann sita í í sjónvarpinum og siga tað sama men einki av tí við her h nei okur haviki havt tíð sigur hattar hekur ikki havt tíð til at til a gera skattalista nú tíðin er hevur ikki verið tiso víðari tí hetta eru flokkar sum hava stýrt ókey teir fingu eyknevndu ætlanarsamgongan men teir stýrdu so í fýra ár áðrenn ol komu til í trý ár og tað sum eg áttist fyri út frá fíggjarlógini í ár tað er tað at hetta verður ætlanirsamgonga tvey tí okur síggja einki aftur so gott sum einki afturat tí sum teir lovaði her er eingin politikkur tað var eingin politikkur í samgonguskjalinum eingin eingin tú fekskt ikki áni se um hvat ið

men ttað er statlikt oingin politikkur íeg má bara geva kali johansens púra rætt teir eru sikkurt farnir barnisfarloyvi allirsamlin til fyrsta januar fýraogtjúgu tí tá tá siga teir tá tá byrjaði tað meni undir valinum tá tað lokkaðu veljararnar at velja atkvøðurnar tá søgdu teir ikki tað tá skuldu teir beinanvegin gongd tá høvdu teir sovorðnan kritikk av farnu samgongu og vissu fólk tímdi at fara og lurta eftir framsøgurøðunum sum vóru tá ið okur leiddu okra fram tær vóru øgiligar vórtær altso mann trúði at at her bleiv kaosu í føroyum okur fóru a raðbundust beinanvegin og so leggja teir somu tølini fram so gott sum somu tøldó ikki tað er eitt tal eg forresturni ikku a takka hann o jensen hon segði g haldi tað var í breddanum í gjár ella onkrum øðrum miðli t í gjár hvussu so er tei hoyrdi hana siga tað at skynsamur fíggjarpolitikkur er eyðkenni fyri hesa fíggjarlógina ótrúliga flott ein fíggjarliga lóg har okur eiga tølini so gott sum øll takk fyri hanna jensen men okur eiga ikki eitt tal sum eg helt ikki vil eiga ikki tí ikki eri tjóðskaparmaður men skulu okur hava tjóðarfrælsi so er tað føroya fólk sum skal taka ta avgerðina tað gema við at leggja fram fyri tey tøl um hvussu tað fíggjarliga er millum danmark føroyar dag og so sleppa tey á einum upplýstum grundarlagi at taka avgerðir um okur skulu hava tjóðarpsfrælsið ikki hetta her hesar fimmogtjúgu milliónirnar fimmogtjúgu milliónir tekur hendan samgongan avgerð um at senda av landinum til tey sum eru rakt av neyð í turkalandi nei til sýriin nei heldur ikki tey biðu londini tey vildi mann senda fimm hundrað túsund til hálva millión har neyðarópini vóru øgilig okur kláraðu so í fíggjarnevndini at fáa tað upp á eina millión men tað er skomm eisini eina millión til tey biðu londini men okur kláraði so at hekka tað men fimmogtjúgu hesar fimmogtjúgu milliónirnar jamen so fara tey væl til auganskan ella ella ukraina har neyðin eru øgilig nei ikki eitt oyra

ikki til nakran av hjálparfelagsskapinum sum rópa eittum hjálp teirra neyðlíðandi vegna hesar krónurnar fara til eitt land sum ikki hevur biðið um at fáa pengar frá okkum eitt land sum hvørki hevur biðið um at fáa fimmogtjúgu milliónir ella hevur brúk fyri at fáa fimmogtjúgu milliónir mann sendi tær til danmark fimmogtjúgu milliónir og so sigu mann altso skattalættin a má útsetast hjálphin til tey hendan akottahjálpin um skuldu koma tað útseta okur

hvat hugsar mann fyri sær fimmogtjúgu milliónir tað hevur mann mann hevði í gjár tosað ekur um sk nei tosaðu okur um um sýria og og og turkaland men okur tosaðu eisini um hetta her at at her er taið reina kaus viðvíkjandi tí grøna orkuskiftinum hesin her at ein og hvør maður skal hava elbilar tað kundi okvur hildið fleiri røgur um meni um tað nú er tein rætti veðurin men men tá kom fram at at kappingaráið hevur hevur gjørt eina kanning sum teir bara ikki hava fingið gjørt lidna tí teir mangla trý hundrað túsund manglar trý hundrað túsund at gera lidna sum vísir tað at hasir pengarnir eftir øllum at døma slett ikki fara har teir skulu fara har ið bilasølurnar skúma róman avgyltar dagar trý hundrað túsund trý hundrað túsund ja men mamma passa upp á pengarnar tað er hetta her skynsami fíggjarpolitikkurin hjá ruttvang mamma haldføri trý hundrað túsund og kunnu ikki senna mær fimmogtjúgu milliónir til danmark einki problem ger so væl dagnir ti hava ikki biðið um pengarar teð hav kki brúk fyri teir heldur so eg vil siga her er lítið skil á nen ókey mann skal fara og kanna mann skal føroyar eru føroyameistarar i manglandi hagtølini tað vita okurt øll ha men nú fer mann at kanna hvussu stóð tað kanna hagtølini fyri fyri heimsmálini hjá fn kundi mann kanska fingið fingið at vita hvat ið er fyri hvat hvat ið er fyri nakað heimsmálini sum bara hava eitt eitt endamál eitt endamál og tað er at eins rætta ikki føroyingar men eins alta allar tjóðir tað er endamálið tað liggur har frammi li end og tað skulu okur fara at seta pengar av til at brúka ná nú gloymdi vátlendini í føroyum tær skulu eisini kannast vátlendingi tey skulu staðfesta soleiðis at mann kann siga við bóndan veist hvat tað sum hevur ført okkum fram á tað sum hevur ført okkum fram á í føroyum at føroyskur føroyingar hava hava dyrkað føroyar tað sum okur hava av av góðum lendi tað er tí at forfedarin dyrkaði dað ikki meir okur skulu hava mátlendini tí tey skulu goyma c og tvey

jú har er er onkur politikkur í vátlendini og heimsmálini hjá fn og og og so alt hitt men eg skal bara takka fyri eina ferð enn eg havi takkað tvær fyri morgun eg takka eina ferð enn hanna jensen og sum ikki alt hvør er tann fyrra sum sum var so fitt at lesa upp alt tað sum farna samgonga hevði gjørt forrestun í morgun so hoyrdi eg at at hendan samgonga tekur eisini ærina fyri integratiónsprestunum og studentaprestunum tað er fantastiskt men men takk fyri tað fingju okur upp á pláss rásina miðnámá kambsdali og tað veit hann á jens nan vissti nakar veit at tað hevði ikki verið komið ígjøgnum visti eg ikki var farna samgonga sum stríddist tað var ikki lætt og sendist grønlandi uttanrikisráðharrin forrestin taðeg fekk mistan kum ein dagin at føroyar høvu melda seg úr heimssamfelagnum tí okur hoyra einki okur hoyra einki altso tað eru upptikin í øllum oðrum londum um tað sum gongur fyri seg í ræðuleikanum sum ganga fyri seg í ukraina

hann reypar av sentstovun í grønlandi sum eg hevði forhandlað ígjøgnum í august í fjør var í grønlandi eg varð vitjaði inni í húsunum har hon skal vera hevði fund við íslendarar um tað so hevði eg fund við grønlendska uttanvíkisráharran um tað sama men nú fingi eg so at vita at tað hava tey so gjørt so okkurt hendir

er stoltur av at okur hava fingu tær fingið sett har á á á breddan eisini og orðabókager hanna jensen takk fyri tað nevndi hana jensen eisini so okur hava nokk nógv at vera vera glað fyri glað yvir og stolt av men eg gleði meg ja forrestini eg spurdi fyrsti spurningur sum bleiv stillaður her í tinginum tað var hvat kostaði tað at seta tveir landsstýrismenn afturat og tríggjar aðarstjórar so víðari einki segði løgmaður eg havi so roknað meg hvussu fram til við at hyggja í báðar fíggjarlógirnar okra og tað farni at tey brúka hundrað og níggjuoghálvfjerðs milliónir komma níggju og okur brúka hundrað og sjeyogtrýss komma átta upp á fyrisiting so tað kostaði tað sum eg ikki fekk svar uppá eg fekk svar
at tað kostaði einki tað kostaði tólv milliónir og hvussu er tíðin er farin og eg fari at siga takk fyri og tað eru viðmerkingar úti í salinum og hanna jensen hevur fyrstu viðmerking og gott
um onnur ikki eisini viðmkyi frú forkvinna ja tað er løgið at hoyra at mann ikki vil kennast við sítt barn tað er tað var jú miðflokkurin sjálvur sum sum legði uppskot fram soleiðis at føroya løgting kundi samtykkja at fylgja hesmálinum hjá st meðan teir sótu andstøðu og fekk altingið at taka undir við tí og hasi vátlendini tað er partur av tí veðurlagspolitikkinum sum miðflokkurin legði fram saman við nøkrum og sum bleiv samtykt a føro løgløgtingi í mai haldi tað var so tað eru tykkara egna barn vil eg siga sum bleiv kritiserað nokksonógv nú so er tað tosað um um tølini tað keðiliga við við við uppskotinum var tað at undanfarna samgonga setti ikki pening av til eini fimm seks íløgur sum mugu gerast sum vit hava noyst at sett uppá og hevur ikki sett lønarframskrivingarnar á heldur so tað er nokk so løgið at hoyra sumt av hesum her sum verður ført fram hetta við at fáa fullveldið tað skal føroya fólk taka men at gerast fíggjarliga sjálvbjargin í føroyum búskaparliga
fyri takk fyri og so
er tað jenisarana sum fær orðið aftur geeg haldi at hanna jensen skal vera glað fyri alt tað sum okur hava givið tykum vistu okur eisini at eiga alt hetta her sum sum sum ikki vistu at okur áttu so er tey ikrlt men altso eftir stendur at samgongan hevur ongan politikk og og eg trúgvi at tað ar tí at samgongan hevur ongan politikk eg trúgvi ikki t t tí at tey hava einannan spesiella ætlan um nær hann skal skal proklamerast eg trúgvi at tí at mann hevur ongan at okur hava sett heimsmálini á breddan okur ynsktu at fáa tey viðgjørd á tingi og og og tað var gott tí at tá haldi eg tað gekk upp fyri øllum hvat ið tað veruliga gongur gongur út uppá við heimsmálunum tð ertað er vannvittust sum gangur fyri seg altso tað er líkasum at eitt alment starvsfólk kann ikki skriva eina fýra síðu uttan at okra heimsmálin skuldi standa í breddanum og hetta er mátin at einsfretta okum tjóð etig tjóð
súl lersa tøvri limmari til síðst takk fyri og tanna

við sæ hatta er eitt tilboð um at fáa tað kannað so meta støðugte lat tað meg gera e tað kom tað hevur ikki verið tann serliga áhugin sjálvt eitt sindur hev verður gjørt heg vart bjarn rurholm hann var hann brendi fyri snigur eisini fóri okur hava ta hugsjónina nøkur hvussu er at okur skylda ikki dønum nakað sum helst at tað sum kemur frá dønum til okum tað er ikki tí at tí tí tí at at at at at at tað er ikki ein gáva tað er ikki ein gáva tvørturímóti tann dagin tá ið okur tann dagin tá ið okur hava fingið heina uppgerð so vísi tað seg kanska at teir skyldu okum væl meis tann uppgerðin sum bliv gjørd høgní hoydalhaldi eg fekk hann er gjørda undir fullveldusamgonguni hon vísti í normtøl altso ja eg veit ikki eg tor ikki siga tað tí e minnist ig g heilt men er normtøl sum danir skyldaði føroyingum og og tað bleiv so til at at tað sum fingur tað var ikki ein góða tað var tað nóki vilð a skylda og tað er veruliga soleiðis tegr ein sikipast í men virikhvu skuldu fara í gongd við gera tað so skal okra partur ikki liggja eftir
ja
johannes joensen ger so væltakk fyri frú forkvina blíva eitt sindur prokeraður tí mátan sum jenuse tosar uppá eg haldi tað er jenis burdi verið meira semjusøkjandi máta at siga tingini uppá haldi eg so eg meinti at miðflokkurin var ein ein ein sjálvstýrisflokkur ella ein tað hevu hvussu hana proklamera fleiri ferðir men nú vóru fimmogtjúgu miliónir eitt stórt problem eg haldi her var einki gott hann hevði at siga um hatta uppskotið tað sum var nakað gott tað skuldi ig sigast niðurgerandi so eg haldi at mær dámar ikki tann mátan tað verður sagt eg haldi jens ag rana kundi komi á
takk fyri jensi rana jens hann
veit iski hndur jenis arana á gesæestakk fyri bjørt samelsen ogjóennes joensen eg haldi eg haldi eg eg eg roknaði ræðuliga nógv gott upp í hesum fíggjarlógar uppskotinum men vísti bara á og tað er nokk tað sum hevur traðkað eina ávísan persóna á tærnar vísti á at okur eiga ð okur hava gjørt tað hendan samgongan hevur og eg kann spyrja jónes joensen hann fær orðið í sjálvt rokning við koma og fortelja okum hvat tykur ætla tað skyldar samgongan løgtinginum siga hvat ið mann ætlar her er einki sum our ur kunnu fáa eyga á tjóðskaparflokkur jú tað er miðflokkurin eg byrjaði við tí at siga tað tað skal hann upp ger til soleiðis at okur á einum upplýstum grundarlagi kunna fortelja føroya fólki hvussu støðan er millum danmark og føroyar tí tá trúgvi eg at tað vera eingin trupulleiki hjá teimum at velja tjóðarfrælsið men ikki bara hendan mátan at blaka pengar eftir fólki sum ikki hava biðja um pengar

eili oholm johannesen gersvæja eg hugsaði bara at takka fyri fyrst og so spyrji eg um fyrrverandi landsstýrismaður í uttanríkismál kann fortelja mær hvat vendur uppi og niður í m atsaða sendistøðuna í grønlandi eftir hesari skipanini her sum eitur tingskipanin so burdi uttanlandsnevndini vita eitt sindur undan men nei men formaðurin í uttanansmendin hann er ikki anil sigur viður at vit skuldu opna naka sendistovu í grønlandi og eg haldi tað var fyri at landsstýrisfundur tá og firman landsstýrismaðurbleivar øguliga nógv hartavar at hann ikki var oftari í uttanlandsnevndini men nú síggi eg tann nýggi landsstýrismaðurin nú skal tann sum er í íslandi vera aftur og fram ella okkurt svorðtað er sovorðt av og á skipan har veit hvat vendir upp fara vit á opna eina sendstovu ella ella kemur fær tað inn í nei uttanatstendina aftur

gera so væl orsaka ja okur høvdu nettupp hetta her til viðgerðar á á í fyrru samgonguni á landsstýrisfundi um hetta her at at at okur høvdu samráðingar við íslendska sendiharran tey bjóðaðu okum vælkomin at havaða sendistovuna í teirra hølum í grønlandi okur hava verður og hugt eftir teimum og tað sama við grønlendska uttanriksráðharranum hon var ómetaliga glað fyri tað og so ætlaði eg at byrja við at hon sendi kvinnan í breykjavík var í nuuk og avgreiddi nøgur eina ella tvær fyri mánaðan tað kom ongantíð í í í úlandsnevndina sorry men tað var onkur onkur maður sum fann upp okkurt annað sum gjørdi tað at okur máttu til hús siga ikki hvør tað er men tað eg veit ikki hví tað skuldi henda støðan hevur ein onnur í føroyum vistasi ikki var hend

óvteingerst væl ja fyri forskvinna tað var løgmaður sjálvur sum segði at fyrisitingin ikki skuldi durka sjálvt um mann økttalið til nýggu landstýrisfólk og har ír eisini nýggi ráð her síggja vit so øllm sum røðarin vísir á at at hækka við tólv miliónum í fyrisitingini umframt so eru tað tvær tríggjar milliónir í lønum til øktatalið av andstýrsfólkum tað er jú akkusitt sjálvur sum sagt at hetta ikki skal vaksa so sjálvandi koma vit at at fylgja tí upp so tað kemur til hesa hagtølini ja vit mangla so ótrúliga nógv hagtøl í føroyum og tí undraða tað meg nú er hetta rikki ein stórjáttan men at heimsmálakkurát vera raðfest og tað er nakað sum danmarksstatistikkopinbart hevur hjálpt okkum við við fimmhundrað túsund um árið og teirr geva okkum so ikki hesær fimm hundrað túsund og so setir hetta landsstýrið seks hundrað túsund av til at forseta við at arbeiða heimsmálinum og eg haldi at vit kundu brúkt pengarass við ræðlam
nógv onnur hagtøl en enn heimsmál
jensarana gersvætað er akkurát tað okur eru okur eru sum land langt langt aftur út í hagtølum men tað vil siga tað er ikki fimmogtjúgu milliónir mansent til danmarkar tað er fimmogtjúgu komma fimm milliónir heilt fantastiskt tað má eg siga men ja eg fekk tað svarið at hetta kom ikki at kosta nakað at seta tvey landsstýrisfólk afturat tríggjar eðalstjórar afturat útvega útvega hølur o sovíðari tað fór ikki at kosta nakað men eg havi so upp á reygabúgv bar funnið út av at har hvussu so er eitt meir forbrúk upp á íeina fyrisiting upp á tólv milliónir men jørgun niclasen sum er r betur til tøl en eg hann rættaði meg tá eg vísti meg hann segði tað tað vórðu hann hevði roknað tað fram til at verða fjúrtan soleiðis kann mann eg tori ikki at siga tað men bera skeivar upplýsingar til løgtingsmenn
og tað er ikki loyvt tann næsti røður bára stein nielsan ger soæl
takk frú forkvinna nú er kann mann siga nýggju tónar um kann mann siga nærmast somu fíggjarlóg sum fekk rættiliga harða viðferð fyri trimum fýra mánaðum síðani og kann mann siga eg haldi tað er nógv gott í fíggjarlógini og hatta er ein framskriving av tí fíggjarlógini sum undanfarna samgonga legði fyri dagin og tá var hon ikki so væl móttikin av núverandi samgongu sum tá var í andstøðu men eg vil siga tað at tað a mann so tekur undir við tí nú er ein fragd og er kanska ein blástempling av tí at tann fíggjarlógin hóast alt var á einari leið tí vildi mann nakað øðrvísi so hevur mann gjørt tað øðrvísi tá vil mann ovambært ikki hjá hesari samgonguni og tað vil siga at tey góðtaka og taka undir við tí politikkinum sum vit førdu hóast retorikkurin tá var nakað harður tað sum eg síggi sum tær broytingarnar sum eru í her so haldi eg ikki at tæir peika serliga progressivt frameftir aso millum annað avtókur mann skattalættan sum verður nógv viðgjørt her og tað er skattalætti til miðalinntøkur tað vil siga tey sum eru í røkt heilsurøktarar námsfrøðingar hjálparar skúlalærarar og sovíðari tað er tey sum skuldu fáa tann skattalættan tað var okkara málbólkur og tað var tað vit ætlaðu at geva og tað mann ikki kann geva tann skattalættan ú tað er beinleiðis skeivt vit kunna gott lætta um skattin við afturvirskandi kraft vit kunnu bara ikki verri stilla ein borgara við afturvirskandi kraft so vildi mann gjørt ein skattalætta so kundi hann gott verið við nú eisini so snakkar mann um eg haldi landsstýriskvinnan hevur verið púra ærliga allan vegin ígjøgnum og sgt ja vit byggja á herðana hjá undanfarnu samgongu og koyra politikkin víðari hjá undanfarnu samgongu við nøkrum smávegis justeringum nøkrum umraðfestingum sum hon sigur og visu vit so hyggja eftir hvat fyri umraðfestingar eru at fáa eygu av týdningi har eru onkrar smá justeringar sum eg haldi ikki peikarætta vegin har mann lækka inakar játtan sum vit høvdu sett á og brúka pengarnar til onnur viðurskiftir fleiri hava verið frammi her í dag akkurát nú gjørdi mann vart við ja heimsmálin haldi at tað vera sjey hundrað túsund og tað eru ymisk ymisk onnur mál eisini men so sigur mann ókey vit raðfesta grøna orkuskifti við at gera bygningar hjá tey almennar grønar tað høvdu vit eisini raðfest og eg fegnist um at mann nú hækkar játtanina til viðlíkahalda a bygningum tí tað er ein stór manglvera tað vita vit øll her á tingi men tað vísir seg at tann játtanin hvørja ferð eg vóna ikki tað verðar hesi ferð har sker mann eitt lítið sindur av fyri at brúka tað okurt annað nú skal henda her fíggjarlógin viðgerast í fíggjarnevndini og eg má heita á fíggjarnevndarlimir um at latið nú hesa játtanin at fáa frið og latið hana so virka til tað endamálið hon er sett til so tað er nakað sum mann kann taka føl uppá tíggju milliónir geva mær eyka til asvalt alt gott um tað at tú brúkar tíggju miljónir eyka til asvalt men ja tað er gott at vegin er blíva betur at koyra eftir og sovíðari men tað er ikki nøkur stór kollvelting av tí kontuni tí eg minnis ikki akkurát t kilometurskostaðurin er men hann er rættiliga høgur so tað ikki nógvar kilometrar men allir bati bøtur sum hann sigur eisini gjørdi mann eina semju ímillum andstøðug samgongu aftaná væl varð útskrivað tí at vit skuldu jú forleingja avtaluna við russar og so gjørdi hon eina semju tá um ja so fóra vit samtundis at hækka játtanina til fiskiveiðareftirlitið soleiðis at vit kunnu hava hava eftirlit við tí fiskiskapinum sum gongur fyri seg í føroyskum sjóverki og har raðfesti mann so við tveir milliónum og tað taka vit í sambandsflokkinum sjálvandi undirvið tað sum eg kanska sakni í fíggjarlógini tað er sjávandi fleiri ting men eg væntað at inflatiónshjálpin var við tí tað hevur mann eitt uppskot klárt og eg haldi at samgongulimir hava fleiri ferðirar verið úti og sagt at vit vilja hjálpa til hjá teimum familjum har áðstendur nú inflatiónin er høg prísurin á matvørum og annað er hækkandi men har síggi eg ikki at nakað er á fíggjarlógini tað kundi uttan nakað verið við samstundis sum lógaruppskotið kundi veri við eisini eftir mínum tykki og eitt annað sum eg eisini kann mann siga skilja á lagnum nú tá fíggjarlógin er til viðgerðar tað fer at koma tað er tøkugjald broyting í tøkugjaldinum og eitt hækkað tilfeingisgjald so má eg spyrja landsstýriskvinnuna sum varar av tí ella á landsstýrið alts sum tað er hví hevurmann tað so ikki við nú í fíggjarlógini hví hevur mann ikki lógaruppskotini við tá fíggjarlógin veður løgd fyri tingi hetta er fíggjarlógin í tveytúsnog trýogtjúgu onkursvegna viðgera vit her eina fíggjarlóg sum nokk reelt ikki er tann fíggjarlógin kemur út aftir hinum endanum við fleiri nýggjum átøkum á tað er ikki vanligt at leggja eina fíggjarlóg frá landsstýrinum fyri løgtingi soleiðis at vit hava eina sótuviðgerð onkursvegna av einari fíggjarlóg sum vit vita upp á forhond ikki verður tann fíggjarlógin kemur út aftr hinum endanum visi tað er soleiðis sum hesi flokkarnir sum nú sita í nei í samgongu søgdu tá teir sótu í andstøðu so skulu tøkugjøldini hækkast við hundraððtals milliónum tailfeingisgjøldini á fiskivinna skuldu hækkast við hundraðtals milliónum tað er tað sum hesi flokkar sum nú sita í samgongu søgdu sum andstøðusflokkar visu tað er ætlanin so er hendan fíggjarlógin langt frá tí sum kemur út aftur í hinum endan eg vóni sjávandi ikki at mann fer at verða so taka so rívan til sum mann segði tá mann sat í andstøðu tí tað kann vera meira drepandi enn gevandi fyri føroyska samfelagið so tað er kanska eitt tekin um at mann ikki fer so ógvusliga til verka sum mann annars hevur varpað út vallyftir vóru gilt undir einum undir valsíðunum og tað kann mann siga ja men tað eru tey sum oftast men tað undrar meg at mest sum eingi eg haldi nei lat meg ikki siga eingin mann skal ongantíðsga ongantíð siga mann tí so rakar mær heilt sikkurt skeivt mest sum eingi vallyftir verða innfríaði í hesum so sigur onkur siggurt tjóðveldið umboð fyri tjóðveldið siga jú vit hava fingið skerjingin av ríkisveitingini vit hava vunnið slagið hesi ferð fimmogtjúgu milliónir krónur hvør hevur vunnið er tað føroyska samfelagið er tað føroyski borgarin er tað føroyska vinnan er tað tey sum skal hava veitingar á vælferðarøkinum bleytu virðini ella er tað tann sum skal betala í skatti og avgjøldum hesar fimmogtjúgu miliónirnar hvør er vinnarin eg síggi bara ja ein vinnara um so mu at siga og tað má vera eftir mínum tykki tjóðveldi tí tað er teirra mál tað er teirra einasta mál tað er at ríkisveitingin skal vekk høvuðsmáli ikki einasta orsakað frú forkvina høvuðsmálið her ríkisveitingin vekk so er øll so er t øll øll allir trupulleikar loystir og tá má eg so siga har hevur so tjóðveldið vunnið slagið í samgonguni eg síggi einki av valliftunum hjá javnaðarflokkinum hvar eru tey vallyftini appilsinir og súreplir o bananir og sovíðari frukt og grønmeti skuldu vera emigfrítt hvar er tað hví er tað ikki við í hesum uppskotinum tað kann mann gera frá fyrsta mars ella fyrsta julilitarar skal vera hví er tað ikki við hvørji vallifti kundi hugsað mær at fingið umboð okkurt umboð fyri javnaðarflokkinum at svara mær upp á hvørji vallifti hjá javnaðarflokkinum við í fíggjarlógini eg síggi tey ikki

eg fegnist um at mann heldur fast við tær raðfestingarnar sum undanfarna samgongan gjørdi á nógvum økjum á bleytum virðunum bæyðina fyri undirvísing har heldur mann fast við og tekur sær kanska arina av onkrum av tí sum vit høvdu sett okkara fíggjarlóg við at seta nýggjar flokkar á stovn og sovíðari eg fegnist um at vit halda fast við ta uppraðfestingina av okkara heilsuverki sum er neyðugt tí vit eru eitt vælferðarsamfelag taðe eitt av okkara kappingarparametrin um okkara fólk um at fáa fólk at trívast som støðast og mennast í føroyum at mann heldur fast við tað og at mann eisini heldur fast við tær raðfestingarnar sum undanfarna samgonga gjørdi á vælferðarøkin genereltt innan fyri almannaverk og annað almannaøki og annað øh men tó má eg siga at mann so lækkar játtanina til serlæknar tað undrar meg eg eg trúgvi at landsstýriskvinnan kann kanska greiða frá hvat tað er men tað undrar meg at mann ger tað tí vit vita øll at vit hava verið samdhaldi í politisku skipanini um at vit seta eina játtan av hvørt ár soleis at vit tiltrekkja serlæknum fleiri og fleiri og tey síðstu árini er eisini hevur tað hepnast at fingið fleiri fleiri serlæknar at komið til føroyar

ømen sum sagt tað sum eg sakni í hesum her fíggjaraupsskotinum er her er eingin politikkur her er eingin ætlan hevur eingin visjón so eg má siga sum er hetta er ein totalt

fíggjarlóg og eg sakni inntøkuskapanin hvar hon koma frá hóast undanfarna samgonga hevði nógv at stríðast við nan serliga tá koronain rakti heimin og so víðari so hepnaðist okkum at hava ein politikk at hava eina ætlan um hvussu vit framtíðartryggja føroyska samfelagið har ið vit settu út í kortið hvussu kunnu vit skapa inntøkuskapan í føroyum tí fegnist eg um sum eg legði pp legði byrjaði við at mann heldur fast við tey átøkini vit søgdu millum annað eksport fara og eilands men mann hevi skert játtanina munandi niður á hálva millión hví tekur mann hann ikki bara heilt vekk tá mann ikki ordiligan meinar tað mann torir ikki at taka ordiliga konsekvensindur so er mann súgvar fngn í meirkritikk men eg vil siga heldur ikki at tað ordiligt enn at gera tað hálvt so tað fegnist um hóast alt at man hevi valt eina hálva millión av staði har og so eisini vinnuferðavinnan har ið mann eisini niðurdrást á tað so eg síggi heldur ikki perspektivur um at mann ætlar at økja um føroyska búskapin við nýggjum átøkum tað hevr mann eisini kudað niður í næstan einki so har vóni eg at mann í fíggjarnevndini setur tað upp á aftur eitt afturat tað sum harmar meg rættiliga nógv eg havi altíð talað fyri at útbyggja okkara samferðslunet men nú ein ætlan sum liggur kortini heilt aftur frá tvey túsund og fimm upprunaliga hava allir flokkar tikið undir við
ein um tunli til vestmannar tí demografiin í vestmanna sær ikki út til at hava tað gott tað kundu tit sjálv hyggja eftir tølunum ø og tí hevði eg ynskt at mann helt fast við ta ætlanina soleiðis at tá tunlan er norðr um fjall og tunnilin til ags er komin ígjøgnum so er klárt at borða til vestmannar vónandi kann hetta høgating taka undir við tí og koyra pengarnar á aftur takk fyri takk fyri
an ger so væl ja eg haldi at tað verður víst fram ella ført fram fleiri ferðir ætli henda fíggjaran er ikki nøktandi men sjálv verður vit til at gjørt eina stóran part av henni men eg haldi ikki um nøktandi og tað eru alt for fá javnarmál í hesum uppskotinum næstan eingi men vit koma sterktaftur í heyst gingi út frá og tá verða teyðjavnarmáli fram sum ikki
kom við her
bárasteinielsen gersvæforkvinna ja til johannes joensen ja tað undrar meg at at mann hóast alt aftan á tveir mánaðar út við í stjórn hevur ikki megnað at gjørt eina fíggjarlóg við eitt sindur av politikki í eg siði ikki at hon skuldi verið nøkur kollvelting men man hevði eitt sindur av javnaðarpolitikki eitt sindur av tjóðhveltspolitikki eitt sindur av framsóknarpolitikki í tað hevði ja framsóknapolitikkurin har má eg gevalandsstýriskvinnuni í fíggjarmálnum rætt vit hava ikki lovað nakað so vit hava einki at koyri fíggjarlógina vit hava lovað fíggjarligt haldføri og tað hava tey kanska klárað men tað er ikki tí tey hava gjørt nakað slógbrótandi fyri at fingið tað hetta er komið sendandi sum ein sovorðn eyka framskriving tí at tíðirnar eru góðar og tí væl stýrta undanfarna árini og tí hevur tað hepnast at fingið eitt yvirskot nú upp á hundrað og hálvfjerðs milliónir og tað gleðist seg um um nakar hóast tað yvirskoti er minni enn yvirskot í tveyogtjúgu tá mann roknar við tað verðar ein tvey hundraðo
tí eg vænti tvey hundrað tvey hundrað til trý hundrað milliónir í tveyogtjúgu
takk fyri har formaður og takk fyri ta góða røðu eg havi vussu vera hugt enta fyri heilsumál eg haldi ikki har er eitt tað einasta komma broytt og og har er okkurt tal sum er minkað men tað er ein góðan forkláring upp á tá at tað kemur landsstýriskvinnuunnan seinni so vit mugu eisini siga hesi føroynum til lukku við okkara fíggjarlóg fyrrveran samgonga hjartaliga til lukku og tit sum eru komin til eisini hjartaligar til lukku við hesi her sum titbíða í níggju mánaðir at gera nakað við so hetta her positiøll
skepurin
bárasteinielsen gersuvæja takk frúu forkvina ja altso eg eg má siga sum her eg eg havi hoyrt undanførsluni her fleiri ferðirnar á tingi í dag og eisini í miðlunum undanfarnu dagarnar síðan fíggjarlógin kombleiv løgd fram egann vit hav iki havt stundir at gjørt eina fíggjarlóg altso stundir altso mann er sitið í valdi í tveir mánaðar altso eg má siga sum mær at tann vanliga prosessun fíggjarlóg er at tú byrjar altso summarið er jú og tá er tey flestu í feriu og embatsverki er í feriu so hálvan august so beginnir mann at røra upp á seg við fíggjarlógini og eg vil siga tann síðsta mánaðain áðrenn fyrsta oktobur ella áðrenn tretinda septembur a íar leggjast fram tá fer mann inn í politisku viðgerðina so hendan samgongan her havt ríkiligt á tíð og kanska líka nógva tíð sum ein vanlig fíggjarlóg verður smíðað hevur hendan samgongan havt smen so kemur mann við eini totalt tannleysari ópolitiskari fíggjarlóg eg skilji tað ikki og eg skilji væl at jóanes joensen er frostreraður um at eingin javnaðarpoltikku e í tí eg fái ikki eygu á hann ikki ikki í einum kommaíngongd sum
vundanfarnu viðmerkingar viðmerkir
sólvit nolsoy ger svælfrú forkvina nei tað hevur verið umleið ein mánaði í samgongan hevu verið til arbeiðis og hair eru nógv stór mál sum tú kit bíða tað er rætt og tey bíða men eigur mann ikki heldur bárðurasteinielsen ikki tað at rætta at gera er at taka ta tíðina sum er neyðug fyri at fáa tey málini røtt beinanvegin í staðin fyri sum mannhevur gjørt ferð aftan ferð við kanska tey størstu málini koyra tey skjótt ígjøgnum og so royna at rætta tey henna veiðin mestum mann hevur funnið hann málanum gjørt tein feil tí man hevur arbeitt ov skjótt er tað ikki rættari mátin at arbeiða uppá at gera tað rætta beinanvegin
ohrinafrút
tafyribárasteinilsen gersuvæja takk frú forkvina jú øh mann skal sjálvandi geva sær ta neyðugu tíðina men harfrá til at siga tað tá mann sitir tveir mánaðtveir mánaðir í leiðsluni av einum landi og mann hevði hvussur loysnirnar á borðinum áðrenn valið og undir væl stríðnum táð vórðu loysnirnar púra klárar taið var bara rullu ígjøgnum so varð alt loyst tað men nú tá mann situr við valdið nú hendir einki mann ger ongar so at siga ongar broytingar eg má siga at tað er ikki so ræðuliga langt vekk at sambandsflokkurin kann kann taka undir við fíggjarlógins fyriliggur tað er ikki langt vekk har er eitt ting har er eitt ting og tað er handa valsignaða ríkisveitingini hjá tjóðveldi vissu vit framsókn og javnaðarflokkurin kundu verið samd um at vit droppa hana tí her er eingin annar politikkur í fíggjarlógini so eingin politikk skal vera í fíggjarlógini fyri tvey túsund og trýogtjúgu so kann sambandsflokkurin taka
undirvísingarlóg takk frú forkvinna takk tann næsti røður jørgen
takk fyri frú forkvinna øh eg havi fyrr undir hesum orðaskiftinum sagt a ein er ein ógvuliga reyð fíggjarlóg bæði so og so øhog tað er hon eisini tað sum eg komi fram í hesum orðaskiftinum er at landsstýriðhevur kanska samgongan líkasum sagt vit vit eiga einki í hesum ikki gott nokk altso tað er samgongan sum hevur borið hesa fíggjarlógina fram og tí eigur mann hann eg eri ímillum teirra sum havi hoyrt frá forfólkunum í samgonguflokkunum nú tey seinnu árini har tey hava hildið

at mann snakkaði um at at her verða her verður alt sløkt altso her er púra galið við fíggjarpolitikkinum tað hava tey øll trý sagt og so siga tey í dag at nei tey leggja bara aftur framaftur sum undanfarna samgonga gjørdi eg spurdi løgmann í morgun um eg ikki kundi fáa kopi av taluni sum hann helt til fíggjarlógina sum bleiv løgd fram fyrsta oktobur men hann vildi ikki geva mær hattað tí so evði eg sloppi frá at skriva talu so kundi eg bara lisið hana tí tann kritikkurin hann havi eg eisini hug at hava loftið nú ikki tí eg haldi at útreiðslurnar vuksu ov nógv undir seinastu samgongu eingin ivi um tað har var eg eg eg var púra samdur við við kritikkinum

tá eg so hyggi eftir hesari fíggjarlógini og eg síggi í í høvuðsskjali átta at útreiðslurnar raksturin er hækkaður við yvir átta prosentum gott nókk sigur landsstýriskvinnan at at tá eru eykajáttanir ikki við nei men eykajáttaninr eru heldr ikki við í hesari fíggjarlógini og eykajáttanir koma á hvørjum ári so tað er eingin ivi um at árið er liðugt so hava vit ein vøkstur sum er isi átta prosentini og tað er altso heimsmet tað er heimsmet í útreiðsluvøkstri men men hvat er tað so sum landsstýrið hevur gjørt politikkur er hann komin í her nei júog ríkisveitingin tað er fyr so tað einasta men so er tað fíggjarstýringin hevur mann verið inni og hildið aftur upp á útreiðslur nakrastaðni nei tað síggja vit ongastaðni í altso raðfesting haldi eg øgiliga nógv at hugsað teg er at brúka meir men men raðfesting er at taka onkustaðni frá og kanska koyra tað onkrar aðrastaðni ella bara lækka tað a tað er eisini ein raðfesting einki av tíðir í taðvl seg at mann hevur slept stýringini og mann letur útreiðslurnar renna avstað soleiðis sum teir gera nú her hevur landsstýrið ikki verið inni men tey umskylda se við at tey hava kjavt tíð og hað vil eg siga sum bárður nielsen jú segði at at lat okkum siga at at jólini taka vit burturúr men frá fyrsta januar og fram til nú eru seks vikur og einki landsstýrið hevur longri tíð enn tað at gera fíggjarlóg og fylgilóg til fíggjarlóg tað er frá hálvum august og til umleið tjúgunda septembur tá skal alt verða liðugt tá skal tað aliverast tog farast til prentingar so tí hevur mann havt nokk av hasin umskylningin brúki eg ikki men her eru framvegis slept leyst á útreiðslu síðuni vit hækkaðu útreiðslurnar for nógv ja men her hækkar mann tær nógv meir so tí skil egr tað kritisabult og er ikki eitt nóg gott arbeiði eg hevði ynskt at hað va gjørt betur skattalættan hann vil mann ikki koyra koyra fram mann sigur nú einaferð næsta ár jú men altso tað er í dag at føroysku familjurnar eru sperdar við øllum teimum príshækkanum sum hava verið altso hví sigur ann føroysku familjurna a verti hvat nei er ikki fyrin í næsta ár vit leggja líka í hvussu hvussu hvussu skili eg nú tí vit hava ikki tíð men altso mann hevði tað var øgiligt sum sum mann hevði góða tíð til at hækka hybrid og plókainn hebridbilar við við við hvanska iní eini hundrað túsund krónur barbil tá var heima góða tíð at lata hundrað milliónir í studningi til elbilar jamen tað hevði mann eisini tíð til elbilar sum fyri tað mesta eru tey vælbjargaðu hundrað milliónir í studningi tað hevurmann tí til men skattalættan tað hevi mann ikki tí tl altso eitt skattalagt uppskot tekur ikki langa tíð at gera faktiskt tekur tað ógvuliga stutta tíð at gera øhog tað er eisini gjørt fyrr skjótt øh haldi eg brúkti seytjan dagar um flatskattin á sinni tá varð tað avgreitt so so tí harmist eg at tað ikki er við her tí tí tá tað kemur til hækka gjøld so hevði mann altso mann hevur eisini havt tíð til á á eldraøkinum at brúkaragjøldini kunnu fara upp tað hevur mann havt tíð til mann hevur havt tíð til at leiðubilar skulu rinda dupultgjald í í undirsjóvartunlinum altso rokningarnar senda út tað er hon tí til men men men ikki tí til at geva tann altavgerandi lætta og so hevur løgmaður sagt at tað at fáa fleiri landsstýrisfólk tað skal ikki kosta nakað eyka og tá eg so hyggi í tølini og samanberi útreiðslurnar so vóru útreiðslur til landsstýrisfólk og teirra skrivstovur í tveyogtjúgu í mun til í ár er ein munur upp á til lesa fíggjarlógina so er ein munur upp á fjúrtan milliónir krónur og sambært framskrivingunum hjá landsstýrinum í tvey túsund og fýraogtjúgu fer hasin munurin upp á fimtan milliónir tað vil siga at landsstýrisfólk og teirra embóðsfólk koma at kosta fimtan milliónir meira komandi árini enn tað kostaði í tvey túsund og tveyogtjúgu so har hevur mann heldur ikki hildið tey lyftini so er so spurningurin verður hetta tað sum samfelagið verður stýrt eftir restina av árinum øh hvar eru øll vallyftini vit hava hoyrt fleiri tingfólk tosa um at vit skulu gera tað betri við pensjónum á hesum og hasum økinum vil tað so siga at her koma ein rúgva av útreiðslumi afturat seinni ella verða hesi átøkini ikki framd tí tí nógv av teimum standa í samgonguskjalinum og tey eru rættiliga dýr nógv av taiðnum altso ætlar mann at at fremja tey ella ikki eg veit ikki men ein ting skal mann hvussu vera vísur í at eykahjáttanir tað keg koma á hvørjum ári tað hava teir gjørt tey seinastu tjúgu árini um meir so tær fara eisini at koma í ár men eykajáttanir sum eru knýttar at átøkum um tær útreiðslurnar koma upp á at kundu verið áhugavert at finguð at vita

av øllum teimum tølum sum eru í ere líkasum dóttin um rentu renturokningar altso mann sigur í fíggjarlógini at mann roknar við at rentuútreiðslurnar fara at økjast av lánum sum landið hevur vskyldað jú tríggjar komma sjey milliardir haldi eg tað elangastríða skuldin er at tað hækka frá tjúgu og upp til seksogfjøruti milliónir krónur rentustøðið er hækkað so so tað er nokk rímiligt men so fari eg yvir á rentuinntøkur og har væntar mann at rentuinntøkurnar fara at vaksa frá tretivu upp til fýraogfýrs milliónir altso mann væntar fimmoghálvtrýss milliónir meira í rentuinntøkum tað er ikki samsvarið millum hetta og so broytingina á rentuútreiðslum men her kastjamanninn fýraogog hálvtrýss milliónir meira og at her er rentur av vinnustandandi hjá landinum og landið hevur minni av peningi innistandandi enn landið skyldar so so mann fær næstan hug at spyrja attso vissu ið hetta er rætt altso burdi mann so ikki far e altso tað vil so siga tað at at at vit tjena eina rúgvu av pengu upp á at taka lán og og seta teir á bók vóni at fíggjarnevdrnn hyggja eftir hesum tí tað tað virkar løgið at mann væntar at rentuinntøkurnar fara at eksplodera meðan mann væntar rentu útreiðslurnar fara at bara at vaksa eitt

eg vil siga sum heild um hetta fíggjarógarupskotið at mann hevur slept stýringini útreiðslurnar eru slotnar at vaksa for nógv og eg vóni ikki at tað koma fleiri útreislur afturat men
men tað trúgvi eg vit skulu rokna við takk fyri
spet mersedis gunnestóttur ger suvælrú forkvinna eg husi eisini eta her um skattalætta eg havi snakkað um tað fleiri ferði her í morgun og eg haldi at tað er alneyðugt at eit skattalætti kemur og tað skjótast og sum tað sær út so eru tað eisini peningur til tað og tað er merkivøran hjá fólkaflokkinum tað er tað at miðal og láglønt at tey vanlig ava vanliga løn at tey skulu hava eitt virðiligt til lív og kunna fáa eina virðiliga upphædd útgoldina eg skilji ikki at onkur í andstøðunii har er so nógv sum í samgonguni orsaka eg skilji ikki at onkur í samgonguni ikki hevur reagerað tí har er so nógv fyrrverandi fólkafloksfólk ella er tað akkurát tí at tey ikki eru í fólkaflokkinum meira at tað er ikki tað tað við ganga ikki inn fyri tí at ein skattalætta til miðal
er tað sum er takk fyri
ja tað sum eg havi hoyrt um frá hesum fyrrverandi fólkafagsfólkunum tað er tað at tey hava sk havt tíð og eg má so bara siga at tá ið tær vóru í fólkaflokkinum tá plagdu vit at bera skjótt at flokkinum øh men eg haldi at atað er harmiligt at at mann ikki kemur við hesum sum føroysku familjurnar skríggja eftir ogtað vil siga við einum lætta til at klára dýr tíðina men samgongurnar eisini boða frá at tey skulu koma við einum hjálparpakka til tey harðast sperdu og sambært hesari fíggjarlógini so er ikki eit oyra at setta av til tað og og eg harmist um at mann mann er skjótur til avgjaldshækkingar og og skjótir til at lata útreiðslurnar vaksa men men tað er meira stiltigt tá tað er at lata familjurnar hava eitt lít sindur meira av sínum egnu

so er tað egnum samvølum sannkjørt væl takk fyri frú forkvinna ja tað er viðhvørt hevur fólkaflokkurin ikki so góða tíð tí at fólkaflokkurin fór til val uppá í tvey túsund og nítjan ein skattalætta sum so ikki kom fyrr enn í fíggjarlógarsuppskotinum fyri tvey túsund og trýogtjúgu tað er so har hevur mann so brúkt ríkiligt av tí kann mann siga men tá ið jørgen niclasen alla tíðina samanber tølini við tvey túsund og tveyogtjúgu hann sigur ein vøkstur á frá hundrað og seksogtjúgu til hundrað og fjøruti milliónir til almennu fyrisitingina so veit jørgen niclasen væl at tað var væl í úrstíð landsstýrisfólkini eru farin frá og tey skulu hava løn hann veit eisini at tað eru lønarhækkingar og hann veit eisini at at tað uppskotið sum fólkaflokkurin var við til sum fíggjarmálaráðið hjá fólkaflokkinum bar niðan tað uppskotið sum hetta byggir á har var eisini uppræðfesting av ráðunum so vit hann tekur tey tølini og samanber tey so er tað ikki rætt sum hann sigur men honum so líkt so velur hann sær altíð eitt tal sum hann so kann rodera

lat meg siga at tað er at í eitt ár sum hetta hso eru sjálvandi bíðilønir og tað vil siga at eitt ár sum hetta so skilji eg væl útreiðslurnar vera nakað størri og tað var tað eisini og tað respekterii men tá ð eg hyggi í her so hyggi eg so áðrini fýraogtjúgu og fimmogtjúgu tá er ikki væl ár i eg vóni sjálvandi at tað verður vælár men væntandi eg ikki so skuldi mann trúð at at so fóru útreiðslurnar niður aftur tá men tað fara tær ikki tá fara teir frá hundrað og góðum hundrað og fjøruti milliónum upp á hundrað og einogfjøruti so so so so tá er um sum at siga fræðarár við betalingi so so aðalráðini koma komandi ár
men at kosta fimtan millióni meir enn í fjør
hennikold ger sovælja harra formaður nú snakkaði jørgunniclasen um at at fyrrverandi fólkafloksfólk verið í salinum burdu gjørt eit betri eitt sindur men abeginnur eftir hondini blíva nokk so stórur skaru at fyrrverandi fólkafloksfólk inniher eg sigi ikki at tey hava meirilutan mæn innan fyri eina stutta tíð es fólkaflokkurin kom framat aftir ennafyri a stutta tíð so hava tey fyrrverandi fólkaflokkini ein rímiligan mairiluta hetta her við ati at tað blívur for dýrt altso tað eg bað tey royna at at at at minnast væl aftur hvør landsstýrisfólkini eru men í í fjør eina periotu tá stóð alvorliga á altso tað skifti nýtt fólkafloksfólk komu einet uni rasmussen einel orni skoli jakubvestegaard var úti elspetspercts varað í leysari luft eingin visti hvør var innanfyri hvør var uttanfyri at tað má sjáld fylgja t at kosta eitt sindur tað sigur seg sjálvt um
framt tey fyrrverandi fólkaflokkini
ja tað er tað er tað onkra løtu hevur mann droymt um at fólkaflokkurin skuldi fáa meiriluta men tá tá hugsaði eg at flokkurin sjálvur altso ikki ikki tað uttangarvst við men men men men g ber ikki til at fáa meir ella ama annan máta so ek hatta kanska kanska ein veður men men jú aðalráðini kosta tá ið tað fara skiftið fram tað er rætt men tað sum eg vísi á tað er at her hevur mann sett út á koyrtið at útreiðslurnar komandi árini tað sja mann tosar ikki um um útskiftingar møguligar útskiftingar koma afturat hesum her tølunum sum nú eru fimtan milliónir hægri so so tað
a tað ger sjálvandi ein mun
jenis av rana ger sovæl ein av yvirskriftunum í á einum av portalunum í dag er hetta kann fáa óbótaligan skaða fyri í hesum førunum sjúklingar altso hetta verður sagt um fíggjarlógaruppskotið hetta kann fáa óbótaliga skaða fyri sjúklingar og tað sum iggur aftanfyri tað er tað at og tað veit jørgun niclasen gott um tí hnn verður fíggjarmálaráðhari tað er ein konta sum eitur avseting til serlæknar hetta her at mann roynir at fáast fleiri serlæknar í føroyum og fáa gjørt meiri viðgerðar í føroyum tí tað er jú ein veldig sparing í sær sjálvum umframt at tað er menniskjaligt ha men har hevur mann gjørt av hendan samgongan at lækka ta upphæddina frá seks komma fimm niður í tvær komma átta milliónir hevur jørgun niclasen nakaðh
av hvussu mann kann verja sovorðið
jørgigsfrú forkvinna eg má akso siga at at hatta var so eitt øki mann valdi at uppraðfesta tí mann ynskti at fáa fleiri serlæknar í føroyum og nú eg sum búgvi í vágum og síggi flogførini fara og eg eri vitandi um at tað var rættiliga nógvar viðgerðir sum mugu gerast í útlandinum tí mann ikki hevur teir serlæknar í føroyum so so so virkar hatta til at vera ein ein skeiv raðfesting at mann minkar tað við serlæknum tí tað er hoinki ivast í tað er á tann bógv vit kunnu fáa sjúkrahúsverkið betur so eg vóni at fíggjarnevndin kann
kann hyggja eftir
síðan er tað ódn skolið ger so væl tú takk fyri fyrr og fólkina eg dugi ikki ordiliga gjøgnumskoða hetta so øgiliga væl eg hevði roynt at lisið fíggjarlógina eg eri næstan komin ígjøgnum men í heyst var tað øgiliga nógvur kritikkur av at tað vóru nógvar eingangsinntøkur sum vóru við og tí var tað ein sminkað fíggjarlóg og hon var ikki reell dugir jørgen niclasen at siga okkum um hetta framvegis er soleiðis at um hesi tølini eru í fíggjarlógini ella um vit púra hava fingið tað reinsið út
út úr russa fíggjarlagnum sum nú hyggja eftir
nei her eru eingangsinntøkur sum søla av smyrulei sum søla av tjaldur og so vísti eg eisini á at tað viðvíkjandi rentuinntøkum er hækkað merkiliga nógv einar hálvtrýss milliónir eg seti spurnartekin við teimum sjálvandi hevur veldu tað fingið tað og taka vit hasi har eingangstølini við so er yvirskotið burtur ikki er tað frægari enn so og hyggja vit eftir undanfarna samgongu fyrr áðrenn hundrað og fýraogtretivu milliónir í avlopi í fjør tá ið roðskapini eru fevur við at vera liðugur góðar tvey hundrað milliónir og nú ferðmálar sum niður á hundrað og fjøruti og men reelt hesar eingangstyntøkurnar var tær tiknað vekk so eru vit nærri
nóltakk fyri tann ásta røður karla karlot hergarson ger so væl
vit skulu hava eina hvligan hava ein havligan og varligan og skynsaman fíggjarpolitikk og um landskassið skal hava eitt hampiligt yvirskot og tað skal han so er ikki nógv annað at gera enn at bara brúkarana framskrivara fíggjarlóg tí meginpartin er bundin í føstum rakstrarútreiðslum og bundin í føstum íløgum vit hava í løtuni ikki meira enn vit hava í løtuni heila fimm tunlar í gerð fimm pluss eitt stórt effektivt veghald sum at gjaldast í eysturoyartunnilin tað hevur undanfarna samgonga dugar væl at binda útreiðslurnar langt fram í tíðina og tí mugu vit vera enn dugnaligari til at venda hvørja krónu og fáa meira burturúr henni tí harmar tað meg faktiskt at útreiðslurnar á hesari fíggjarlógini eru tretivu sirka tretivu milliónir hægri enn á uppskotunum sum kom fyri tingið áðrenn vali her er for lítil politikkur har eg for lítið av viðsjónum her eg for lítið av umraðfestingum egentliga er hetta ikki gott nokk

hesar tretivu milliónirnar koma so vítt sum eg dugi at síggja frá útreiðslum sum fyrrverandi samgonga ikki hevði við á teirra fíggjarlógauppskoti um tærr so goymdar bevíst ella avbevíst skal eg so lata verða avsagt her er útreiðslur millum annað til stórhøll hjálp um tór til smyrðil umbýn av hoydølum og venjingarskúlanum keypa grundstykki og okkurt annað men ynskiligt hevði tó verið at hesar tretivu milliónar vórðu funnar innan fyri útreiðslukarmin

tá núverandi samgonga sat í andstøðu tá hartaðu vit tey fyri at brúka for nógvar pengar og meintu við nakað við tað so eiga vit eisini at vísa tað í verki vit liva í best søguligum tíðum í føroyum og vit eiga at hava eitt gott og so litt yvirskot á fíggjarlógini tá tíðirnar eru so góðar umvegis skulu hugsa og at droyma um at stovnseta tann føroyska statin í eg veit væl at tað hevur lítil tíð hjá nýggja landsstýrinum og nýggju landsstýrisfólkunum at seta seg ordiliga niður og inn í tingini og gera sínar raðfestingar men tað trótar ikki fólk vilja øll sleppa framat í landsstýrinum so onkrar visjónir mugu tey hava havt tá ið tey bjóða seg fram men hin vegin er tað kanska ikki so er tað kanska ógvuliga lætt hjá mær at standa her á røðarapalli og brúka meg tað er kanska ikki so lætt altíð hjá landstýrisfólkunum at skera av tí tey hava eina ábyrgd yvir fyri sínum øki men tað eru fleiri góð ting í hesur lógini meira enn so níggju fíggjarlógini teir nýggju og tó spinklu raðfestingarnar og átøkini bera boð um eina nýggj kaus er sett meira avsfall meira asaltering á vegnum dag eygleiðing til vørn stuðul til tað grøna orkuskiftið sum at oljufýrn út óhefta orkuvegleiðing bráðfeingissálarhjálp og har nógv onnur ting lista upp á almennu viðmerkingum til fíggjarlógina og skal eg vera ordiliga nalvaskoðandi so hitatað mítt í nólsoya og útoyggja hjartað nógv at játtan er sett til fyri at fyrireika eina endurnýggjan av strandferðsluflotanum so hetta arbeiðið kann fara á bakkastokki og ikki minst er tilgongdin til ein sjálvberandi búskap byrja glíðibreytin ímóti einum frælsum føroyum eg byrja og fimmogtjúgu milliónir eru skordnar av flokkinum eg vildi ynskt hava meira men vit fingu ikki meira burtur úr javnaðarflokkinum og

eg haldi í dag var týsdagin at vit játtaðu neyðhjálp til ukraina turkaland og sýria og tá vóru tað fleiri her í tingsalinum sum bóru upp á mál at tað var flóvisligt at vit ikki gavu meira pengar og hjálp og eg kann bara geva teimum rætt at vit sum land fáa menningarhjálp up á góðar seks hundrað milliónir frá øðrum landi ikki hava meira at geva av hesari kontu

nú eri eg nýggir í tinginum og tað tekur eit sinur av tíð at seta seg inní og duga at lesa fíggjarlógina og eg havi sitið og blaðað eitt sindur upp á máog fá og eg síggi at har eru fleiri smáar játtanir til lokalu mentanalig átøk og tað er gott at stuðla upp undir hesar lokalu eldsálirnar har eru bygdasøvn listasøvnur únt landi søgulig træskip skjalasavnað tvøroyri krígssøvn koltursætlan hvalasturin við áir víkingagarður hovi salt dralnesi kirkjubømúrur mentanarhús í klaksvík og fuglafirði og kanska onkurt aðrastanis og sæð við ljósum av hesum sjálvt um eg havi tað so ringt við at gera tað so havi eg eit lítið ynski og nú tá ið tit kvinnur om mammur ið sita við raðru á fíggjarmálaráðnum og í fíggjarnevndini so ljóðar tað kanska sum e sangurin sum vit hoyra so ræðuliga ofta mamma kemur meira pengar mamma men tí fari eg at biðja fíggjarnevndina um at kanska finna nakrar hundrað túsund krónur sum mangla í fyri at byggja ovasavnið í nólsoy tað átti kanska ikki verið neyðugt at sagt hvør ovið var men hetta savnið skal bera søguna um mannin jovan joensen og bragd hansara víðari til allar føroyingar skúlanæmingar barnagarðar ferðafólk ið vitja í nólsoy á hvørjum ári lívið hjá ova var fjølbroytt og hansara søga kann geva okkum í blástur at fylgja teirrum dreymum óansæð onnur halda

umframt at siga søguna um ova skal hetta oassavnið eisini verða gagn til bygdarfólkið og tað verður hetta savat tað savnið skal vera e samskipað eitn savn og ei ferðamánnaðaskrivstova tá vis nólsoy skal leiga seg inn og eitt stað har sum ungu gomul bygdarfólk ferðafólk kunnu koma saman og fáa sær eitt hugnaprát ein kaffimunn og annað so eitt kompinerað savn og ella hvatt eitur kunningastova og eg biði ikki um rakstur til tilella eg biði ikki um játtan til rakstur hetta her kemur at hvíla í sær sjálvum tí ati biscu nólsoy far han á játtan frá teir frá kommuni sum er sirka tólv túsund í fýra mánaðar og rakstrarvíshúsunm er sirka fjøruti túsund um áru og út frá tekningum sum eg eru gjørdar so er mett attað savnið kostar tvær komma fýra milliónir og næstan tvær milliónir eru longu samlaðar saman staðsetingin klár grundstykkið er klárt byggiloyvi er klárt so vist fíggjarnevndini kann finna nakrar hundrað túsund krónur so kansn spakið setast í ár á ovasstevnu omanvigin

og eg var í kontakt við mentamálaráðið so seint sum í dag og spurdi um alla hasar her smáu játtanirnar á hasum ymisku undirkontónum um allir pengarnir altíð vórðu brúktir á hvørjum ári og tað kundi hon siga at tað vardað ikki so at eg bilji ikki biðja um meira pengar men kanska onkrar umraðfestingar á hesum smáu játtanum sum við fáa nakrar hundrað túsund krónur til eitt ovasavn í nólsoy takk fyri
ja tað er nakrar við
ar hevur poststøðið gjørt so væl eg ætlaði bara líka at viðmerkja at eg haldi kanska at tað er eitt sindur óheimmi at at røðarin royna at leggja tjóðveldið undir har var tann sum ikki vilja skora í blokki meir at teir vilja vera sjálvandi so eg haldi kanska at hann átti at rakka nøvnum heldur eftir onkrum øðrum enn akkur av tjóðveldi tað er eitt

ger so væl takk fyri bólkuna ja nú sat eg ikki og ið tíði bumbusikraða rúmin har sum teir ordiligu samráðingarnar fóru í gongd men ja tað er møguligt at vera mismæltur tað skal eg biðja

kann eg hálpa meg at handan gjørt væltakk fyri eina góða røðu og tað gleðir meg at hoyra ein nólsoyng og eg hugsi um hvussu ríkt føroyar eru við at mann fær nýggjar dialektir inn í okkara høga leiktingomma mín var frá nólsoy so hetta vekir líka so bandómsmyndir at mann tosar so beinleiðis og væl og er tað til oba joensen so eri eg hundrað prosent við at stuðla saman við tjóðveitsloysnum og øllum øðrum fólkum vælkomin
søngurin
nger so væl ja men stóra takk fyri stuðlin og stóra takk fyri tey køðu orðini
karliu holm johannesen tann næsti g fær orðið er erhard
joensen ger so væl takk fyri frú forkvina nógv er sagt um hesa fíggjarlógina og tað er lítið ivast í at bæði samgonga og andstøða kunnu nikka til hesa her fíggjarlógina tí tað eru væl báðir partar sum eiga meginpartim av henni hvør í sær ein part men sjálvandi andstøðan eigur so tann allarsstørsta partin og tí nyttar tað sjálvandi ikki at renna undan men tað var eitt sindureg minnist tá ið ið hon bleiv løgd fram tá varð tað var eitt sindur hugstoytt tá serliga at hoyra tá verandi andstøðuleiðarar viðgera faktisk hesa fíggjarlógina tað bleiv tikið analogar aftur til nítjan hundrað og tveyoghálvfems um kreppuna sum var tveyoghálvfems minnist meg rætt so var núverandi landsstýriskvinna rut vang sum tá var vanlig tingkvinnan og hon eg minnist ikki um um tað var hetta uppskotið ella tað var politikkurin generelt sum var bleiv kallað fyri eit skensil men e eg lurtaði eftir í morgun so tað er púra fast tað bleiv átalað av forkvinnuni tá sum var eykun samuelsen at tað søndi seg ikki at tosa um sjensul á føroya løgtingi men rutn skal vera
ruttvang skal vera púra rólig tí okur skulu nokk taka okum gott av hesum skenslunum ja og so skal tingforkvinnan minna á at óansá hvør brúkar orðið so kensul ikki eitt virðiligt orð at brúka ngsrøðarpalli púra samdur frú

men soleiðis er tað við politikki og eg ivist ikki í at tey sum sita og lurta at tey hava jú nógv av teimum hava jú gjøgnumskoðað hvat er politikkur fyri nakað mann sigur eitt tá mann situr í andstøðu mann sigur eitt tá mann situr í samgongu tá mann hevur ábyrgd tá mann iki hevur ábyrgd og soleiðis er tað politikkurin væl eisini at teka at taka sær erina av teimum tingunum sum onnur hava gjørt og tað verður eisini brúkt í ríkt mát sjálvandi verður tað tað serliga tá ið tað er so stutt ímillum eitt skifti men lat tað fara tað sum mann kann siga yvirskipað um hesa her um politikkin tey síðstu árini tað er tað at okur hava havt ein alforhøgan útreiðsluvøkstur øh eg vil siga at bæði á rakstrarsíðuni og kanska eisini á á løgum síðuni tað tað kemur av at okur hava havt ein øgiligahøgan inntøkuvøkstur síðstu fýra árini hava okur havt eina milliard eina ein eina góða milliard í í í øktum inntøkum av skattum og avgjøldum til hetta landið og hvat sigur tykum tað sigur okum væl tað at tann politikkurin sum hevur verið førdur hevur ikki verið so galin tí vissi politikkurin hevði verið so vánaligur sum kanska undanfarna andstøða legði upp til so høvdu okur ikki havt tann búskaparvøksturin okur hava soku ki sohøvdu sohøvdu okur ikki havt tann inntøku vøkstur okur hava so upp á ein ella annan máta má tann støðan sum okur eri í í dag blástempla at tann politikkur sum hevur verið førdur at hann hevur verið á eini góðari leið

tað hevur verið ført fram av fleiri ati hetta lógaruppskotið her er klyniskt reinsað fyri politikk og tað eri eg slett ikki samdur í tí eitt fíggjarlógaruppskot er altíð ein avspegling av tí politikki sum verður førdur til einog hvørja tíð tað avspeglar tann politikk sum verður førdur her og nú so eitt fíggjarlógaruppskot er altíð politikkur eg skal ikki vera ein av teimum sum fer eftir nú verða ella sitandi samgongu um at tey málini sum blivu lovaði ella tey vallyftini sum blivu lovaði ikki eru verða endurspeglaðir í hesi fíggjarlógini tí eg haldi sjálvur at at tað eru skilabetri at gjøgnum arbeiða ting áðrenn tey verða sett í verk

er í ósikkrum tíðum tí okur vita ikki ordiligani hvønn veg hvønn veg ferbúskapurin okur vita tað at okur hava eina eina rembingartíð okur hava eina hækkandi rentu sum sum ger seg inn á bæði land og vinnu og og húsarhald eina imflatión sum bara er ring og ein ein alheimsbúskap sum stendur og rillar meira enn hann hevur gjørt tí eru útlitini eru ótryggari enn tey vóru kanska fyri sigmæ fýra árum síðan áðrenn áðrenn so eg haldi atað er gott at mann tey átøkini sum ma gjarna vil fremja at tey verða gjøgnum arbeitt og og og verða implimenteraði tá ið man eina ferðnær følar seg tryggan í hvussu tað skal gerast

hesum lovaði skattaletun sum sitandi samgonga arbeiði við og og eg vildi ynskt at onkur frá samgonguni kundi komi og fortalt mær eitt lítið sindur um hvussu hvussu man hugsar at gera hetta tí eg havi nú havi eg prøvað vent hesum her skattinum íhøvdinum nakrar ferðirnar fyri at vita hvussu hvussu kann mann gera hesi tingini tá ið mann hevur eina skatta skipan sum okur hava eg dugi ikki ordiligani at at gjøgnumskoða hvussu mann kann gjøgnumføra ein skattalætta til ein bólk uttan soleiðis at tað verður gjørt við beinleiðis frádráttin og ikki hvar hvar tú ikki brúkar skattastigan tí vist tú brúka skattastigan so kemur tú at raka øll altso hann er hann er alment galdandi og tí síggi eg ikki fyri mær at mann kann brúka skattastigan til tað so hvussu ætlar mann at gera tað eta nøkur eta nøkurloysn sum liggur á borðinum tí eg dugi ikki ordilia in at jøgnumskoða tað at tað kann gerast at tú skal bara raka ein bólk sum faktisk í forvegin vist mann tekur okur okur okur dáma seg gott at at deila fólk upp í lág miðal og og hálønt tí okur vita tað at tann láglýnti bólkurin í forvegin betalir øgiliga lítlan landskatt øgiliga lítlan tann stóri massin av landskatti sum verður goldin hann verður goldin av miðalinntøkum ikki av háinntøkunum men av miðalinntøkum og tí ger tað henda hesa her messerina øgiliga trupla í mínari verð at gjøgnumskoða hvussu kann mann gjøgnumføra ein skattalitta sum bara raka ella í serdeiligsheit láglønt og miðallønt og eg eri bangin fyri eg nú skal eg ikki siga tað upp á forrond eg eri bangin fyri at hetta er eitt fatnan morgana hetta nakað sum má prøvar at billa fólki inn sum ikki legjar gjøgnumføra men eg vil gjarna síggja tað áðrenn eg líkasum avskrivi tað heilt men eg hopi ikki at mann so óseriøsur at mann billar fólki inn og sigur ja okur líka okur taka og skjóta tær út til fýraogtjúgu feri líka at at at at keypa okum eitt sindur av tíð fyri fyri hareftir at at fortelja fyri føroya fólki vita tet hvat tíverri hetta h letaseg faltsk ikki t gera okur mugu gera heta p ein heilt annan máta nemliga við eini inflatiónshjálp upp á ein ella annan máta í staðin fyri at fara inn og belda fólkið inn at tegur skattaskipanina uman skal orðna svornið ting

gott fyri skipanina fyri tingið at mann um ikki annað sum tey siga fekk eitt lítið kloo um hvat hvar hvar eg mæn henni og hvussu ætlaná tað gjøgnumferða tær

annars sum sagt tað eru nógv góð ting í hesi fíggjarlógini okur eiga hta jú sjálvur ella undanfarna samgonga saman við núsitandi so hetta er okra okra barn og eg rokni við at sambandsflokkurin fer at at arbeiða konstruktivt við hesum her við hesi fíggjarlógini og og tað verður nokk ikki langt frá at mann ikki eisini fer at at stuðla heni tá i tað kemur
hartil takk fyri harra formaður ja takk fyri øso er onkur viðmerking og
tann fyrsta er frá holnu jensen ger so væl takk fyri harra formaður ja fyrst vil eg takka erhardi joensen fyri eina konstruktiva røðu sum nemliga ikki ikki afturvíst í hesum at tað at ha var stundir til at at gera tingini tað kann verða dygd ø síðani hevði hann eina niðurstøðu um at politikkurin hjá undanfarnu samgongu nokk hevði verið heilt í lagi tá ið nú athendan her fíggjarlógin kundi brúkast og og inntøkurnar hata vera so góðar ja mann kann siga tað at bulurin í einari fíggjarlóg er sum oftast tað sum sum meirilutin í løgtinginum vil men so vilja tað vera nøkur ymsar vegir men eg haldi eisini at mann skal ikki gloyma hvussu stóra leiklut fólki í føroyum og vinnan hevur í hvussu tað gongur í føroyum at tað eru ikki vit politikarar sum sum skapa úrslitini men vit vit stuðla og og so so kunnu vit reka politikk sum er er konjukturviðviðviðviðleikandi ella mót men altso tað snýr seg altso eisini um hvussu restina av samfelagnum er skrivað saman og har kanska undanfarna samgonga arbeiddi ikki serliga nóvv
takk fyri
so er tað røðarin erhard joensen ger so væl ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina harlar jensen hetta við haldførinum ø tað er sjálvandi nakað sum okur skulu taka í álvara men so leingi okur ikki hava fingið gjørt nakar ella eg havi hvussu ikki sæð nakrar útrokningar upp á akkurát hvussu okur skulu skipa haldførið tey næstu tretivu ela hálvtrýss ári ella tey næstu tjúgu til tretivu áruni áðren áðrenn eg síggi tær útrokningarnar so kann eg sletti úttala meg um tað tí áðrenn tað er tað bara eitt eitt begrep eitt eitt hugtak sum okur okur hoyra í nyune okur kunnu konstattera tað og okur síggja tað gjøgnum søguna hjá hjá føroyum hjá vesturheiminum hjá hjá teimum modernaðu londunum at taðhevur altíð verið að hevur altíð verið framburður av teimum síðstu hundrað árunum hevur tað verið framburður kanska í fimmoghálvfjerðs ár og og ein ein ein stagnatión ella resitión í í í kanska eini fimtan ár tí generatiónirnar arbeiða soleiðis at tann næsta generatiónin hevur tað betri enn tann undanfarna tann triðja generatiónin hevur tað hevur tað betur enn enn tann næsta soleiðis hevur tað fungerað í vesturheiminum undir tí kapitalistisku skipanini í øll árini okur hava prøvað at at at spott dóma tað og um alla hesa her forferdiliga ella forferdiliga hesa forferdiliga óforsigiligu framtíðina hon hevur altíð okur hava altíð kunnað innhentað tað líka til dagin í dag og eg trúgvi eisini
gja tú koma at gera tað serliga tí at tann tann ja teknologisku trelingurin gongur so skjótt at okur koma nokk at fylgja við upp á tann mátan ja takk fyri so er tað ein
viðmerking frá eykun samuelsen ger so vælhtakk fyri harra formaður eg fari eisini at takka erhardi fyri eina góða o konstruktiva røðu og hetta sum hann nevndi við at vit hava ov høgan útreiðsluvøkstur tað minnist eg at hann fleiri ferðirnar sum formaður í fíggjarnevndini tosaði fyri at tað bar ikki til bara at skerja alt við salami meg otu ella bara líka skera her har og so í staðin fyri at gera nýskipanir tað var tað sum skuldi eg til og tað er kanska eitt av teimum tingunum sum hendan samgongan veruligai sett sær fyri at mann mágera nýskipanir sum taka tíð men har vit gjarna vilja hava eina breiða semju og har kundi eg ímynda mær at erhard joensen vil vera ein positivur
viðspælari í tí
takk fyri so er tað erard joensen ger so væl takk hara formaður tað er tríggjar konty sum standa fyri hálvfjerðs prosentum av øllum útreiðslunum á fíggjarlógini heilsumál almannamál skúla mentamál á teimum trimum umráðum koma okur til í tey næstu árini at gera takk hara reformaður okur verða tvingaðir til tað tað er ikki tað iki nakað sum oku kunna velja til ella frá okur verða tvingaðir til tað og tí haldi eg at mann skal starta nú tí út yvir teir ri formannir sum okur skula gera sum okur vita tað at okur skuldu gera á hesum her økinum standa okur frammanfyri nøkrum íløgum í hvussu so er einari íløgur sum er so mikið stór at hon er ein djokari í øllum búskapinum við sjokur hyggja tíggju tjúgu ár framí tíðina so okur hava tvey spor sum okur skulu loysa vissokur arbeiða við tí verkætlanini sum eitur suðuroyartunlinum samstundis
til at arbeiða við eini umstruktu regning um vit ikki skula arbeiða við til dømis einum suðuroyatunnli so eru okur noyddir til fyri at fáa tað at bera til at fara og arbeiða við umstruktu regningum og tað trúgvi eisini at landsstýriskvinnan í fíggjarmálum er fult út við vístum takk fyri bara minna á at tíðin til at svara er avmarkað
so r ta jenis arana ger so væl takk ja ein góð røða o tað besta í røðuna haldi eg var hetta her og tað kann ikki sigast nóg ofta at grundrin til at hendan hetta hendan fíggjarlógin vísir eitt størri yvirskot enn tað sum okur høvdu tað er tí at inntøkuvøkstur hevur verið og hann verið góður hann verið stór og hví hevur hann tað tað er tí at tað var so væl stýrt tey síðstu trý árini so siga fólk hanna jensen millum annað ne gloymdi g ikki fólki sjálvandi okur sætt til at stýra okur eru sætt av fólkinum til at stýra og okur megnaði tað ómetaliga gott hmen tað var eitt argument sum sum eg hoyrdi breddandum morgun so frá í grótunum ómetaliga gott hann sigur tað at om vit minnast til at tað er ein annan møguleiki og hann havi okur upplivast síðstu árini at standa ímóti hesin her haldførisutrupulleikarnum sum framtíðin hevur við sæg og tað er fólkavøkstur tað er fólkavøkstur tað er at gera føroyar til eitt land har fólk við gleði koma
ja takk fyri
fyri so er tað erhard joensen ger so væl takk fyri harar formaður og ein ting afturat sum føroyingar sum føroya fólk tíbetur hevurinnisæð ella sum stadvekk er galdandi í føroyum tað er tað at okur fáa statvek rættiliga nógv børn í føroyum vit sjálvur hyggja eftir london sum italien eitt komma seks barn pertveir íbúgvar um tretivu ár tá búgva tíggju g fimtan milliónir færri italienara í italien vissuhetta her blívu við og tað er óhaldført okur fáa tratralt statvek ein tvey komma fýra tað vil siga at tað stuðlar upp undir at halda tað haldført og tað hava okur hvussur duga eisini uttan hjálp
um takk fyri takk fyri so er næsti røðari á listanum er jacovestgaard ger so væl
takk fyri harra formaður okur sum vóru í tinginum síðsta heyst ha va viðgjørt hesa her fíggjarlógina eina ferð og hetta er so nummar tvey fyrsta viðgerð av stórtsett tí somu fíggjarlógini ø eg haldi ati eg kann siga tað sama sum eg segði tá eg eri samdur við tí sum erhard joensen hevu verið inni á at útreiðsluvøksturin verður for stórur eisini tá okur sóu og tað er sjálvandi eg sigi sjálvandi tí tað standa hesir flokkarnir fyri at útróðslurvøksturin er ikki minkaður tar komið itt líta sindur afturat og nakrar dagføringar eru gjørdar í fíggjarlógini eg haldi hendan viðgerðin í dag og viðgerðin fyri nøkrum mánaðum síðan um tæ somu fíggjarlógina lýsir eitt sindur hvat politikkur ofta er

tosaði um háttalag um at tjóvin stóð ikki til at bjarga mátti vísa ábyrgd fyri veljaranin fyri føroya fólki og at ikki leggja tungar byrðar á ta komandi ættarligu børn og barnabørn tey hava heilt aðrar tónar dag akkurát tey somu sum fyri nøkrum mánaðum síðan søgdu fyri sovið tað mótsatta sitandi løgmaður tá hann tók okur øll aftur í tíðina fyrst í hálvfemsuni sum hann segði tá ið hann var ein ungur maður

og hetta var sjálvandi ikki gott og tí kann tað tykjassen sindur løgið at tannløgmaðurin sami løgmaður sum tá var í andstøðu kemur við stórsettí sama uppskotinum á ting setti somu fíggjarlóg á ting visti tað só so illa til sum sitandi og løgmaður og fyri sovit formaðurin í tjóðveldi eisini førd teg fram tá so høvdu teir sjálvandi sjálvandi visti taðn meinti nakað við tað teir søgdu tá sjálvandi kom við eini heilt aðrari fíggjarlóg í dag so er tað verð in heilt onnur fíggjarlóg sum okur høvdu staðið og viðgjørt í dag men soleiðis er tað ikki og soleiðis er oftani politikkur eg haldi útreiðsluvøksturin var for stórur og er for stórur eg nvóni at mann kann fáa bilbugt við tí nú skal fíggjarligt skil koma í barð slag orðið hjá sitandi fíggjarmálaráðharra ella kvinnu

hvat fór hon uppá væl uppá hvat hevur hon vunnið væli uppá fíggjarligt skil hví hevur mann ikki broytt fíggjarlógina soleiðis at tað er fíggjarlig skil passar tað ikki nú sum hon segði at tað kver ikki okra børn og barnabørn sum koma at betala á gildi tá ið mann kemur við til sama tosi um at mann hevur ikki tíð tosi um at mann hevur ikki tíð tað havi g hoyrt oftan mann hevur tíð til alt tað sum mann vil og tá ið mann bara so greiður um hvat mann vildi broyta hvat mann vildi gera sover tað pakatellur tað hava okur ofta víst at okur kunnu pá stutta tíð gjøgnum føra okra politikk tí okur vita altíð hvat okur vilja okur vita altíð hvussu tingini skuldi gerast nú ætlar mann forskelligt nú ætlar mann forskelligt alt ymiskt mann ætlar mann avtók skattalættan sum okur høvdu í okra uppskoti nú ætlar mann ein annan tá ætlaði mann í fýra ár tá ið somi flokkar sótu í samgongu og hann ætlaði alla tíðina

forkvinnan fíggjarnevndini gjár vartiðhjá hon ætlaði forskeldið fýra ár hon ætlaði ymiskt í fýra ár tað kom einki burturúr hvørki eitt til annað okur ætlaði at broyta fiskivinnulóggávuna tá ið okur komu til okur broyttu hana undanfarna samgonga ætlaði fiskivinnurenform og í fýra ár hvat kom burturúr einki tað sum eg hugsaði og tað sum eg beyt merki í og tað haldi eg er álvarsamt tað var tað sum

hon skilji seg sjálvan burtur frá fíggjarmálaráðnum hetta eru tøl inntøkumetingar er nakað sum fíggjaumsitingin fíggjarmálaráðnum komi við ikki er hon er ikki umsitingin á fíggjarmálaráðnum viðhvørt men viðhvørt er um tað nei harra formaður eg man landsstýrisfólk so er mann landsstýrisfólk og so er hon landsstýrisfólk íg fíggjarmálum up á gott og ontur mann kann ikki siga at eg eigi ikki ersttølini men eg eigi onkur onnur tøl soleiðis hanga tingini ikki saman tá ið landsstýrisfólk binna at taka frástøðu frá sær sjálvum frá sær sjálvum tí man er ikki er ein partur av ráðnum so er vandiga ferð eg vóni ikki at landsstýriskvonan fíggjarmálin heldur áfram við tí og roynir at billa tingini inn hesi tølini eigi eg ikki tí hetta eigur onkur annar fíggjarmálaráðn soleiðis hanga tingini ikki saman harra formaður tí landsstýriskvonan er landsstýriskvonnan í fíggjarmálum og umsiting og leiðari fyri umsitingini í fíggjarmálaráðnum hon eigur tey tølini og alt tað sum hon kemur við upp á gott vánt sum sagt so er hetta sama fíggjarlóg við nøkrum raðfestingum lítlum raðfestingum einki av tí politikkinum sum mann hevur sagt mann vil føra er í hesi fíggjarlógini og tí kann mann hava eina føling av nakað tí sum bárður nielsen var inni á bárður ninsen løgtingsmaður at so er hetta jú veruliga nú veruliga tann fíggjarlóg sum kemur at verða galdandi fyri ár tjúgu trýogtjúgu ella skuldi okur vænta nakað annað er hetta ein sóturviðgerð tí at mann hevur planir um onnur ting avgjald á fiskivinnu avgjalda alivinnu ein ætlaðan skattalætta sum eingin veit hvat er fyri it skattalætti enn hvat er tað so okur viðger í dag og hvat erta so tøl sum okur viðgjera tað er tað nú tað veruliga tey veruligu tølini h her eru nøkur ting í at man lekka blokkin tað haldi eg fínt um mann tók allan blokkin vekk í morgin var tað fínt til mína skyld okur hava haldið altíð hildið okur kunnu klára okum øh og tað er eingin ivi um at tað tað kunnu okur gera men hesi fólkini sum nú situr samgongu koma ongantíð at klára seg sjálvir taðhevði dugað øgiliga gott at brúka pengar hjá øðrum tí mann hevur longu vágsið útreiðslurnar hesa stuttu stuttu tíðina mann hevur sitið og mann fer sjálvandi at taka pengar inn og brúka mair og ger okur minni sjálvbjargin o tað eri sikkur í verður framtíðin men lat okkum síggja tað er møguligt at at tað tað verður tað verður øðrvísi at reypa av at mann hevur størri á størri yvirskot tí tí landsstýriskvonan hevur framskrivað landsstýriskonan hevur framskrivað inntøkumetingarnar eitt sindur ja tað tað er fínasta slag inntøkumetingarnir hava verið brúkt tar mangan í tí tí sum eg havi verið sum eg havi verið í landsstýrið og løgtingi til at finna út av hvussu hvussu yvirskot til undirskot lá ella manglandi manglan upp á sama skal skal skipast so so ja ø mann hevur taðfest nøkur ting sum eru fín o onnur ting og mann tikið burturúr sumer minni gott eg haldi at t skattalæsti hevði komið øgiliga væl við nú tað eru familjur sum eru trongdar nú og hevur te havt brúk fyri tí nú og ikki einaferð framtíðini sum okur ikki vita at mann raðfestir smyrðil e motor til smyrðil te mann noyddu til tí fínasta slag fiskivaðueftirlit at raðfesta tað tað er fínasta slag so nøkur ting er fínn men fíggjarlógin er fyrisovið tann sama tað er ólukkur sum fór í henda føroyska samfelagnum og borgarunum g børnum og og ommubørnum fyri tveimum mánaum síðan tað er ólukkur koma henda á sama hátt visti tað var rætt sum tey fólkini søgdu tá men politikkur er so undarligur mann hevði eina meining um hetta uppskotið fyri nøkrum mánaðum síðan o hevur nakrar heilt aðrar meiningar um tað í dag hetta her fíggjarligt skilir fíggjarligt metviti tað er eitt annað dag enn dað val fyri nøkrum mánum síðan hetta er politikkurá
formaður eg noyddist skald takk fyri takk fyri so er tað onkur viðmerking
elspet myisetirs gundleypsdøttu ger s væl ja eg hugsi um yvirskotið í trýogtjúgu hundrað og einogfjøruti komma ein millión og hundrað og hálvfjerðs milliónir er er tann hægra ella er hægri inntøkumeting tað allar allar vikdigasta í hesi samfelagnum fyri at fáa tað at koyra tað er tryggar karmar til vinnuna jókap vestergaard sæt sum fiskimálaráðharri í nakrar eg veit ikki nakrar heilt fáar vikur tvær tríggjar so heðfiskivinnu í uppskotið og aftaná knappar tríggjar mánaðar so var tað so var tað samtykt og vit síggja í dag at ella hava sæð hvussu nógvir bátar koma nýggur bátar koma til føroyar síðani tað og í dag egur eisini at lesa at útflutningur av fiskivinnuvørðnum vaks vær komma fýra milliardi krónur í mun til tvey túsund og einogtjúgu so eg haldi at eitt ella annað stað haldi at í so mátahaldi eg jacla wescaartin er nokk so lítiðlátin
takk fyri
so er ta jacovestegaard ger sovæl takk fyri harra formaður hetta her við ati tosa um ann mann hevur ikki tíð tað er tím hn veit iki hvat mann vil tað er hundrað prosent sum mann veit ikki hvat mann vil visti mann veit hvat mann vil so orðnaði mann tingini og orðnað man tað beinan vegin tað visti okur tí orðnaði okur fiskivinnulóggávurna beinanvegin okur hevdu ein samgongu frammanundan sum sat í fýra ár og dyggaðist við eini fiskivinnulóggávu sum bleiv til ein neyðar eggu tíman visti eg ikki hvat mann vildi sjálvt um hann áðrenn valið bilti fólki inn okur hava eina ferdila uppskot her soleiðis var tað egri bangin fyri at tað er nakað tað sama sum hendi nú tí fíggjarlógin sum okur viðgjørdu í dag hevur ongan politikk íøllum førum ikki tann politikkin sum hendan samgongan sum situr nú sigur seg skula føroysktu lívið null o náta hvat ið kemur og hvat mann ætlar ja tað vil so vísa seg fyri nøkrum árum síðan ætlaði mann í fýra ár táið
koma einki á skafti takk fyri harra formaður takk fyri so er tað viðmerk
king frá sólvit nolsøye ger so væl takk fyri harra formaður jakvatvestkór segði at henda samgongan dugir væl at brúka pengar samstundi sum hann fyrr í røðuni fíltust á undanfarnum samgongu eisini fyri at brúka fór nógvar pengar so tann ákæranin hungska ka skal kanska at ganga báðar vegir hann tekur eisini aftur í att her sum fleiri av fór fram at hetta er einki hent sjálvt um han er sitið í so øgilig øgiliga langa tíð oh tað er haldi eg tíðin hevur prógva at tá ið mann eiftur at arbeiða skjótt ja eitt annarð eisini arbeiða for skjótt og tær stóru broytingarnar sum hann ofta hevur gjørt í skundi senda skjálvtari ígjøgnum eina skipan ofta veit mann ikki langd íðaravleiðingarnar av teimum fyrr enn tað er for seint so eg haldi taðer betur at taka sær tey neyvu tíðina at arbeiða við teimum stóru málunum og tilso legði hann eisini fíggjar landstýriskvinnum í fíggjarmálinum undir at ikki at bara kasta ábyrginar frá sær yvir á umsitingina hon vísti millum annað oá ein eina útrokning frá umsitingini sum vísa rakstrar útreiðlirar er fýra komma fimm prosent hví hon skal siga við sín umsøkng nei tað

takk fyri so er tað jakobvestigaard ger sovæl takk fyri harra formaður øh at taka tað síðsta fyrst landsstýriskvonnan tosaði um umsitingina so tosaði hon um seg sjálvan hon er umsitingin hon er fíggjarmálaráðið tá ið hon er landsstýriskvonan í fíggjarmálin longur er tann søgan ikki og at billa løløgtinginum inn at fólkini í fíggjarmálaráðinum eru nakað annað enn hon tá ið hon er landsstýriskvona tað er skeivt tað er ikki tráð við stýrisskipanarlógina tí hon er fíggjarmálaráðið ja eg helt eisini at okur í síðstu samgongu brúkti fór nógvar pengar tað helt eg og vis sjenda samgongan ætlar at gerast góða tíð til at fremja sín politikk so fínasta slag ongantíð betur um an brúka tey komandi fýra árini til tað so henda ongar ólukkur fyri føroyska samfelagið so koyrir tað soleiðis sum okur hava lagt lunna rundir tað so vissu sólvit nolsoy heldur tað fínastslag brúki eg allar ta tí tykur hava kløka til
ja takk fyri takk fyri so er tað
ein viðmerking frá jørguni niclasen ger sovæl ja ætlanarsamgonga hann ætlar mann ikki tíð og kanska veit mann ikki hvat mann vil men men men hetta her sum jakuvvestegard segði tað er eru ikki sama fíggjarlóg men alt tað sum stóð í fyrrverandi fíggjarlógar uppskoti tað er við og so eru nógvar útreiðslur afturat so tey hava havt tíð tí hvussu er til at økja útreiðslurnar h einaferð var enn javnaður løgmaður tað er úti í fjøruti árum síðan hann segði v gev mær fimmohundrað dagar og hann fekk túsundd dagar og samfelagið fór á heysi altso kann tann vandin verða og tá tað so kemur til at byggja skip hjá ætlanarsamgonguni altso nýtt vaktarskip nullkrónur settar av fýra milliónir næsta ár hvat væntari jakubvestergaard mann fær fyri skip fyri fýra milliónir og so skuldu teir byggja nýggj strandferðsluskip tríggjar milliónir játtaðar hvussu nógv hvat fyri jólla verður tað nú
hvíti
takk fyri jakobvestegaard ger so væl takk fyri harra formaður eg minnist øgiliga gott hesir fimm hundrað dagarnar hasar fimm hundrað dagarnar sum táverandi formaður í javnaðarflokki skuldi ferðast at rætta samfelagið føroyar upp eg havi stillað upp altíð fyri fólkaflokkin líka frá tí hevði væl rætt og tað var slag orðið føroyar fóru dundrandi heysum h føroyar øðrvísini fyrri í dag og vónandi fær føroyar ikki á heysun soleiðisvið ein brest mann skal føra ín skilagóðan fíggjarpolitikk sjálvandi mann fær einki skip og ongar fertur fyri fýra ella tríggjar milliónir mann hevur í nógv harrans ár fyrireikað eitt nýtt vakstarskip og tað er ikki komið longuri enn tað sama men har liggja á nógvar fínar tekningar um vaktarskip og summarið hattaimum er komin á nokk so langt kann mann kala brúka fýra milliónir til nú til tað tað veit eg ikki ordiligt men tað fær mann so ikki tað kostar fleiri hundrað milliónir eisini eisini fergurnar so tað var ein útreiðsla

isval harra formaður vit hava fingið eitt nýtt landsstýri og eina nýggja samgongu og út frá tí sum bleiv sagt áðrenn valið so kundu vit rokna við stórum broytingum fyri ikki at siga kollvæltandi broytingum um hesir flokkarnir sum nú ráða fyri borgum komu framat
gerandisdagurin skuldi blíva lættari arbeiðsvikan styttri skatturin lægri lestrarstuðulin hægri øll skuldu hava rætt til egnan bústað onkur skuldi hava lønarligt heilsu og almannaverki skuldu styrkjast mentanin stuðlast suðuroyartunnil gerast og skil skuldi fáast á fíggjarstýringini í landinum eisini bleiv sagt í valstríðinum at alt sum var lovað skuldi fíggjast og nú standaðust so her við tí fyrsta fíggjarlógaruppskotinum fíggjaruppskotið tað vísir vanliga hvat tað er sum skal fíggjast tað komandi árið tað er har vit eiga at síggja hvørji vallyfti samgongan ætlar at seta í verk í hesum árnum men nú fíggjarlógaruppskot fyri tey túsund og trýogtjúgu lagt fram kunnu vit øll kunnu vit í øllum førum staðfesta at teir stóru broytingarnar sum ætlanin var at gera tað verða ikki gjørdar í hesum árinum teir síggju samgonguflokkarnir hava bæði í ítíðini sum andstøðuflokkar í valstíðinum og í samgonguskjalinum boða frá stórum broytingum men nú síggja vit at tað verða ikki í ár at hesar broytingarnar verða gjørdar bústaðarmarknaðurin skal vera bíligari og meira fjølbroyttir lovaði tjóðveldið áðrenn valið men sambært fíggjarlógaruppskotinum so verurtað ikki í ár javnaðarflokkurin segði at ein bústaður er eitt heim ikki ein vøra og at øll skulu hava atgongd til eitt heim sum hóskar til teirra tørv og lívsstøðu men tað var ikki í ár bústaðartrotið og rentustuðulrin skulu burtur segði framsókn men ikki í ár innan vælferðarøki skulu føroyska loysnir gerast við minstum normeringum um nánsfrøðingar skulu hava fyrireikingartíð men tað var ikki

skulu hava ráð til grøna orkuskifti men ikki í ár øll skulu hava ein lækna at fara til men ikki í ár nýskipanir skulu gerast sum tryggja at vit fáa meira fyri hvørja krónu og at okkara vælferð verður hægri verður haldfør langt fram í tíðina men tað var ikki í ár eingin lág ella miðalløntur skal skattast eyka fyri at arbeiða fulla tíð men heldur ikki tað verður í ár smærri fyritøkur klu skulu rinda lægri partafelagsskatt men ikki í ár fólk skulu hava løn meðan tey læra eitt nú til heilsurøktarar men heldur ikki tað verður í ár ung millum átjan og einogtjúgu ár skulu hava bíliga tannrøkt og heldur ikki tað verð í ár bæði yrkisútbúgvingar og bókligar útbúgvingar skulu raðfestast tó ikki í ár fróðskaparseturið skal hava fleiri viðkomandi útbúgvingar og umstøðurnar hjá lesandi og lærulingum skulu betrast og skulu verða kappingarførar mót viðst okkara grannalondum men heldur ikki tað verður í ár lívlong læra skal vera sjálvstøðugr partur av føroyska útbúgvingarpolitikkinum men ikki í ár útboðið av tilfari á føroyska málið skal økjast men ikki í ár suðuroyartunnilin skal gerast o heldur ikki tað verður í sum vit víðka og byggja út hevur tað avgerandi týdning at vit halda tað viðlíka sum longu er gjørt vit noyðast at gera eina eina samlaða ætlan fyri alla samferslu føroyum segði framsókn í síni vælskrá men tað varur ikki í ár tjóðveldið hevur eisini havt uppskot um eina journalistútbúgving í føroyum om miðlalandslagið skal styrkjast men tað verður heldur ikki í ár mentan og kreativitetir fáa fáa vit framsókn eina kerliga hond ein virðspælara og greið ampisiøsmál segði framsókn síni valskrá men heldur ikki tað verður í ár skrivstovuveldið í almannaverkinum skal minkast og umskipast soeis at fólk ikki noyðast at ganga frá hurð til hurð fyri at fáa hjálp til børn og avvarandi við serligum avbjóðingum men heldur ikki tað verður í ár so harra formaður nógvav tíð sum tavð lovað sum kostar nógv tað verðals ikki í ár sambært fíggjarlógar uppskotinum so havi eg hug at at drilla at lítsindu við tí at hendan grøna samgonga hevur hóast alt varðveitt stuðulin til kolagrevstur á fíggjarlóga uppskotinum og tað stenndur enn tá í uppskotinum at endamálið við játtanini er at varðveita kolahøgging sum vinnugrein í føroyum so vita við tað eg veit væl at alt verður alt kann ikki gerast eftir einum ári eg veit tað tykkur tíð men vit vita tað at tað sum skal gerast á stórum tingum skal heystgerast á fí fyrru helvt av valskeiðnum annars verðurtað ikki gjørt og tá hent hetta árið er liðugt tá er altso meira en ein fjórðingur farin av valskeiðnum tavilsiga fíggjarlógar uppskotið sum ver lagt fram í heyst skal so koma við øllum hesum tingum sum er lovað og tað verður ikki nevnt vist mann samtíðis ætlar at hava haldføri tað verður ein stór stóru avbjóðing hjá samgonguflokkunum so nú nú ljóðar tað øgiliga kritiskt men eg vís bar á hvat mann lovaði áðrenn valið og eg haldi virkuliga at at tað var tað sum gjørdi at mann at hesin flokkarnir komu til ræðið og tað verður trupult hjá teimum at at fáa sett heitt í verk og tað skal so alt á fíggjarlógini í heyst og tað verður tað var ikki lætt eg má siga tað at at eg va eit sindur hugstoyttur tá eg sá viðmerkingarnar á sosialu miðlunum frá frá javnaðarflokkinum og tjóðveldi um umum hetta fíggjaraguppskotið at at mann brúkar hetta her at at nú er vend komin í og alt hetta her tí tí at vit vita væl tað hetta er stórt at tað sama spuldu lagt fram í heyst og sum somu flokkar kritiseraðu øgiliga nógv íð einum nýggjum framskriving tað er stórt sað tað sum er broytt og sum mat enda økt útreiðsluna og so hoyrdi eg at løgmaður eg sagt at ja nú nú bleiv mann skyldaður fyri at einki hava gjørt vit hava einki gjørt tí tað er tíð tað sa so gott út tivit hva ikki brúkt pengarnar og samtíðis so sigur mann tað tað koma fleiri uppskot sum kosta pengar tað vil siga tað koma eykajáttanir afturat so hatta her verður heldur ikki mann fer eisini at brúka ein part av tí

og og onkra onkra av avframsøgufólkunum segði enntá í morguni at onkur hjálparpakki kemur seinni og og haeg gangi út frá at kosta pengar og og og og og tað verður so í ár ja men so er tað að tað var útreiðslurneutralt tað tað var nokk ikki í ár afta var útreiðslurneutralt hmen tað er hetta her at annaðhvørt brúkar tú pengar ella sparir tað upp og um meira tú brúkar minnist bara tað upp altso tað tað er ikki meira innvikla enn tað og og visti mann ætlar at ætlar at hava størri avlop jamen so so má mann halda aftur við útreiðslunum og tá man lova nakrar útreiðslur jamen so vari ikki nógv spart upp og so er tað tað sum ofta hendir at mann sendir rokningin til onkra annan tað vil siga til vinnulívið og til kommunurnar og og tað skal undra meg vist ikki tann vegin mann fer annars eri eg samdur ví tí at at at vit eiga at at hugsa meira um um haldføri en vt hava gjørt og eg var sjálvur nokk so kritiskur fyri fyri fíggjarlguppskot sum lagt fram í heyst tí at vit gera forfáar reformar í føroyum tað eru standardsproblem hjá øllum samgongum og og tí at visti man einki ger so vaksa útreiðslurna bara í tað óendaliga og og tí er mann noyddur at gera sovorð ting meni men eg má siga tað at eg eg fái øgiliga illa tðhanga saman øll hesi valliftini sum er sum er givin og tað at mann ætlar at føra ein ein skilagóðan fíggjarpolitikk ella halda aftur í útreiðslunum tí t t at hetta fer at kosta øgiliga nógv tá tað er sagt nú nú havi eg verið øgiliga kritiskur og eg eg havi bara víst á tað sum bleiv sagt í valstíðinum samanborið við fíggjarlógina og eg síggi ikki ordiliga samanhangin men sjálvandi vilja vit í sambandsflokkinum vera vera konstruktiv og og royna at fáa so best burturúr og vit føla eisini at vit eiga nógv av hasum her uppskotunum tí at hetta er jú framhaldað tí sama so og og tað samstarvið tað kann eg gjarna við mær byrja longu í ár takk fyri takk fyri sora onkur viðmerkin
jørgunniclasen ger sovælja tíðindaskriv verðr farin út át vit skulu byggja nýtt vaktarskip men tað verður heldur ikki í ár nýggj strandferðsluskip men tað verður so heldur ikki í ár men men tá ið nú helgi aprabsen sigur tað so væl at at samgongufólk hava sagt at vit hava einki gjørt tí sær tað so gott út altso hevði tað so ikki verið betur at tey so einki gjørdu altso vist tað er soleiðis tað hongur saman men men hin vegin nú fann hellgji abrabsen eina rúgvu sum ikki verður gjørt í ár hevur hann eina fatan av onkrum sum samgongan fer at gera
í ár
takk fyri helgi abramsen ger sovæl harra formaður nú veit ikki origa hvat hvat jørgun nicklasen dyrgir eftir men men nú nú nevndi eg nøkur ting sum sum eg komi framá úúr úr úrvalstríðinum sum eg haldi síggja nokk so undarliga út sett upp ímóti heu fíggjarlógnm tí at ttíat har er øgiliga lítið fyr ikki at siga einki samsvar men tað er afturett her altso annað hvørt brúka tú pengar ella spærdu pengar upp altso tðtú kanst ikki brúka somu krónur fleiri ferðirnar og og og vilt tú hava eitt eitt penttal á botnlinjuni ella vilt tú vísa á at at tú hevur brúkt pengar til nakrar tænastur og og tað má mann velja ímillum mann kann ikki bæði lova annað og lova hittu og halda so so at koyrir alt annaðhvørt brúka
pengarnar ella brúka teir ikki takk fyri takk fyri
so er tað annika olsen ger so væl ja takk fyri tað er eitt orðatak sum eitur eingin er fullspottaður fyrr enn hann hevur spottað seg sjálvan helgi abramsen hevur sitið í einari samgongu fyri kortin eg sótu í trý ár og lovaði ein skattalætta og hann kom so niðan í tingi ja beint fyri a mann ætlaði atleggja frá sær so hann doyði sum ein annar stroparunnum ungi sum sum doyði í eggjunum so eg haldi ikki at mann kann lasta nøkrum øðrum tá mann ikki sjálvur megnar at
loysa avbjóðingarnar
takk fyri helgi abrahamsen ger so væl har formaður endamál hjá mær av ikki at spotta nakran er vís bara á at her eru nakrir trupulleikar tá tú lovar nøkur ting og fólk veljast teg útrótt heim í lyftinum og so klárar tú ikki at levera eitt skattalætta eg haldi ikki at eg hevði lovaðki at svara fyri men tað var so ikki við okkara valskrá at at geva skattalættar vit royndu at hava eina valskrá sum ikki kostar for nógv og tað kanska gjørdu tað at vit ikki blivu ein stórri flokkur enn vit blivu tí at veljarin hann vil hann fer har sum hann fær mest lovað og so er tað eg sigi tað nyttar ikki bara lovað við sum hann ikki eisini klárar at liva og tað er
har ið einki samsvar her takk fyri takk fyri
so er tað eykun samelsen ger sovæltakk fyri harra formaður ja eg visti ikki at helgi abramsen hevði skaldagávur eisini men eg veit at hann hevur eitt øgiliga gott minni hann plagar at minnast langt aftur og sitera hvat vit onnur hava sagt í tvey túsund og átta og so víðari men eg haldi at stutt minni eg fari at bila hjá honum tí tað e ikki so langt síðani hann sjálvur sat í einum ráði og segði alla tíðina ting taka tíð og vit arbeiða við tí og tað hevði ein øgiliga stórt forstáilsi fyri at ting kanska tóku tíð nú er trupulleikin tað at atat ting taka tíð so eg veit ikki um tað er stuttminni sum eg fari at bila hjá løgtingsmanninum tað hopi eg ikki men tað kundi týtt upp á tað
ja takk fyri ikki tað er ikki loyvt at gera viðmerkingar í tingsalinum
ger so væl helgi abramsenh harra formaður stuttmili bilar einki og heldur ikki langdmyndin um eg minnist væl hasi orðin a taðvar ikki mínumtað ar eg kom keldu blav at siga tær so at ting taka tíð tað var tað sum hansara sitat umaftur eg haldi ikki at eg nakrantíð segði tað tingtaka tíð men egeri samdur tí at ting taka tíð tað er sletkiki ósamdur í t eg sletki ósamdur í tí men eg sigi bara tað at at at tá ið mann tá ið tá ið mann umskyldaðs við tí at mann havt so lítla tíð so er tað ikki ein ein ein veruliga góður umskyllingur tí at mann altso siti í fýra ár tað er eisini tíð tað er eisini tíð og tá kundi mann tá hevði mann líkasum allar loysnirnar og veljarin trúði upp á tað og nú skal mumn eg vera nú er tað ikki klárt men men ókey altso lat lat meg siga beinanvegin vit eru fult við upp á at at vera konstruktiv og og fáa hesi tingini gjørd sum vit halda vera góð nøkur av teimum halda vera góð summir haldast ikki góð vit skulu nokk

so er tað ein viðmerking afturat frá hornu jensen ger sovæl takk fyri harra formaður er heta nokk so áhugavert at helgi abramsen segði tað at hann sá eingi lyftir eg veit bara tað at siga honum at framsókn lovaði lokk niðuskurð vis mann fekk avtala um tað í samgonguni og yvirskot á fíggjarlógini og skynsama fíggjarpolitikk har inntrivini skulu fyrireikast væl og fíggjast so vit halda ikki tað tað sæst so øgiliga lítið í fíggjarlógaruppskotinum men tá eg eg øti eitt eitt sindur við tá hann segði at vit høvdu lagt so nógvar útreiðslur afturat skal eg so skilja hatta soleiðiar at helgi abramsen ikki heldur at hasar har fimm útreiðslurnar sum undanfarna samgonga ikki hevði tikið við men sum hon hevur gjørt avtalur um at tær ikki skulu við altso grundstykki hjá sjúkrahúsverkinum býti við millum hoydal og venjingarskúlan verki og tvey onnur stórhøllin er tað soleiðisnar eg skal skilja tað at vit burdu ikki havt tikið tað við og tær lønarframskrivingarnar sum eru avleiðingar av av av lønarsamráðingum undir seinastu samgongun skuldu vit ikki havt
hugt til tað
takk fyri sára helgi ábremsen ger so væl eðh harra formaður eg haldi at hann á jensæt hevur lurtað illa ella verið nógv yvirhoyring av linjuni tí at tí at tað sum hon sigur sortera meg fyri tað segði eg ikki altso eg segði ikki at tað var økt for nógv eg sigi at nógv á tí lyftum fara at kosta nógv eg kritiseraði ikki tað sum koma afturat hesum uppskotinum og eg havi heldur sagt at einki gjørt eg nevndi nøkur dømir sum ikki síggja tað aftur her og tey eru nógv og tey eru dýr og tí at eg sigi tað at tað verður ein avbjóðing í heyst tá ið mann viðs mann ætlar at fáa tað í alt tað í sum mann ikki klárar at fáa við nú

ja vit viðgera fíggjarlógina fyri í ár tað er longu nógv blív sagt her í tingsavnum dag og framsøgufólkið hjá tjóðveldi hevur borið sjónarmiðjini hjá flokkinum fram men eg ætli at leggja okkurt afturat tað r verið sagt her í morgun av andstøðuumboðum at tey vóna at sleppa at seta fingramerkir á hesa fíggjarlógina í nevndini tað haldi eg ikki er neyðugt tí at hon er nokk so krámað til av fingramerkjum frá nú sitandi andstøðu men g ætliði al líkavæl at taka summi av teimum góðu tingunum sum eru hesari fíggjarlógini fram og á summum økjum sum eg kanska brennifyri fyri fyrstu ferð í tjúgu ár verður blokkurin skorin tað er stórt tað er t fyri okkum í tjóðveldi tað er stórt fyri mítt saparhjarta og fyri mín brennandi vilja at javnseta føroyar við aðrari tjóði í heiminum um sama mundið sum blokkurin bleiv skorin seinast tá var eg eisini ómetaliga spent orsøkin tá var kanska ikki akkurát blokkurin men tað at eg bleiv innskrivað í fyrsta flokk í fólkaskúlanum í kommunuskúlanum í havn og nú standi eg so her og sleppi at vera við til at taka hetta fetið tættari búskaparligum sjálvbjargni og afturat tí so fara vit eisini undir at fyrireika yvirtøkuna av loftrúminum og vit fara skjótt at yvirtaka farsettarlógina og vitaverkini verða eisini yvirtikin so tað fegnast vit um vit seta eisini á stovna eina sálarliga skaðastovu sum kemur afturat skaðastovuni á landssjúkrahúsinum tað hevur týdning fyri at koma á mál fyri at ella koma nærri á málinum at javnseta sálarliga heilsu við kropslig heilsu at vit eisini kunnu veita akuthjálp til fólk við sálarligum avbjóðingum hetta er eisini viðtil at avstigmatisera sálarsjúkur og tað er eitt fet á rættari á umhvørvisog orkuøkinum eru eisini átøk sum eru góð vit seta í gongd óhefta orkuráðgeving soleiðs at fólk kunnu fáa ta kunning tey hava tørv á og tey kunnu fáa vita hvørji loysn hóska seg best til tey tá tey ætla at leggja um til varandi orku vit seta pengar av til at skráseta vátlendi sum er eitt gott átak úr veðurlagspolitikkinum vit planta vit seta altír pengar av til at planta trø tað hevurmann gjørt tí fleiri ár men vátlendir tað er kanska ikki nakað við snakkað nógv um her í tinginum men tey eru øgiliga nógv effektivari sum siga tveygoymslur enn skógur eru tey eru eini tvær til tríggjar ferðinar effektivari men tey fylla bara fýra prosent av heiminum vit hava vátlendr í føroyum og vit hava ikki skógir tí er tað eisini upplagd at brúka orku og pengar upp á at endurbøta og verja vátlendi í føroyum vit lata stuðul til at taka oljufýrarar niður og almennir bygningar skulu leggja um til varandi orku vitseta eisini pengar av til verkætlanir um at fáa heilsugóðan og stuttfluttan mat í skúlarnar og aðrar stovnar hesi átøkini eru góð tað ereingin ivi um tað men tað heldur eingin ivi um at eg haldi at vit átti at gjørt meira ig ynskt at vit høvdu raðfest hetta øki hægri og sett fleiri pengar av tí tað er tað tørvur á vit hava gjørt alt ov lítið seinastu árini og tí ætli eg mær eisini at gera mítt til at umhvørvisorkuøkið fær hægri raðfesting komandi árini kvinnuhúsið fær eisini hægri játtan og tað er serliga í samband við harðskapsmóttøkuna sum er latin upp nýgtgja harðskapmóttøkan hon er ætlað bæði kvinnum og monnum og tað er gott at vit nú fáa tilboð til bæði kvinnur og menn sum hava verið úti fyri harðskapi tað trúgvi at vit øll eru samd filmur og tónleikur verða eisini upaðfestir nakað ikki nokk men tað er eitt øki sum vit eiga at hava stórt fokus á komandi árini vit skulu styrkja kreativar vinnuumstøðurnar hjá listafólki skulu betrast og vit skulu styrkja mentanina vit eiga at orða ein lista politikk fyri landið sum setir eina kós fyri hvat vit ynskja komandi tíggju árini vit eru í serliga truplum tíðum bæði her føroyum og aðrastaðni tað er nógv ið stríðast nú prísirnir eru hækkaðir øgiliga nógv tað er ringt hjá nógvum at fáa endarnir at røkka saman og hetta skulu vit sjálvandi gera nakað við og tí arbeiðir landsstýrið eisini við einum inflatiónshjálparpakka sum verður borin niðan í tingi í vár

vist kul taka t fíggjarlógarviðgerðina her í dag so hoyrist rannstøguni at hetta er eitt kopi av fíggjarlóginum sum varð løgd fram í fjør otaðhoyrist eisini at hetta r ein blóð reyðfíggjarlóg síðani hoyristú hetta r eitt forvánaligt uppskot og at øll valliftini ikki verða innfríað aftan á tveir mánaðar við landsins leiðslu

tað hevur lagt koyrt fokus á at vit ikki hava skattalættan sum undanfarna samgonga ætlaði at hava at hann ikki her við men vit skuldu sjálvandi lætta um hjá húsarhaldinum í føroyum tann skattalættin sum andstøðan var fram í hs vendið sosialt skeivt tað var ein serliga ein lætti til fólk við høgum inntøkum vit vilja hava ein skattalætta sum verður gjørdur betri og sosialari og sum fer til tey ið hava mest tørv á honum men eg má so eisini leggja afturat tí orðaskiftinum sum hevur verið í dag um at at skattalættin ikki við so kom undanfarna samgonga eisini drassandi niðan í løgtingið við einum skattalætta tá ið samgongan hekk í tunnum trái og væl nærkaðist tí er tað eitt sindur so sum so at hoyra hetta í dag

men tað er nokk eitt herðaklapp at andstøðan setir so høg krøv til núsitandi samgongu sum eg siti í tveir mánaðar kanska hægri enn hon setti til eg seg sjálva tá tey sótu í valdi men andstøðan kann takka sær sjálvari fyri at tey sita har sum tey sita í dag at tey ikki sita við landsins vald tey høvdu eitt ár eftir av samgonguskeiðnum men tey megnaðu ki t halda saman orsakað av einum máli um eftirnøvn til nøkur børn so andstøðan hon kundi sitið við valdi men sum undanfarni røðari segði tað verður ikki í ár
takk fyri ja takk fyri so er onkrar viðmerkingar fyrsta
sor ta erhard joensen ger so væl ja takk fyri harra formaður eg hugsi eitt sindur um hesi hersum tað verður nevnt fleiri ferðnar hesa ger skrásetingina av vátlendum í føroyum altso tað er næstan so galið nú mann kann ikki slett ikki fara út fyri dyr uttan um mann er í gummustúlum altso alt føroyar er eitt vátlendi hvat hvat hugsar mann um í hesum her førunum og og og er tað ikki altso eru vátlendini ikki skrásett hjá hjá nøkrum stovni í føroyum eg hugsi um at okur hava havt hundrað ár til at gera tí at skráseta vátlendir
takk fyri
takk fyri so er tað herbergið pálsøttagerðsval takk fyri tað hevur ikki verið eitt arbeiði sum hevur verið raðfest áður at skáseta kortleggja vátleyndir í føroyum og av tí sama so hevur mann heldur ikki havt har við í metingum um hvørt mann skal drena tá mann drennar økið er í sambandi við byggingum síðar so vit vita faktiskt ikki heilt vit hava ikki kortlagt teyð tíða eitt arbeið sum vit vilja seta ferð á soleiðis at hetta er ein góð náttúraloysn í mun til veðurlagspolitikk at at styrkja seg á tvey goymslurnar sum vit hava í landinum tað er betri at verja vátlendur enn at planta trø serliga tá ið vátlendi eru her og trø er nakað sum vit mugu ja planta so nei tað hevur ikki veri eitt arbeið sum verður
og tað vilja vit gera nú takk fyri næsta vinmerki
myrkingin er frá kai liði holm í hondensen ger so væl ja takk fyri harvorðið fótstøddur um tað er so illa krámað frá seinastu samgongdum innan fyri heilsumál er tað øgiliga væl krámað og tað er faktiskt líkamikið um eg sat samgongu í dag tí at hetta fíggjóðarlógina er akkurát tað sama sum innan fyri heilsumál vil eg siga tað er akkurát tað sama sum vit løgdu fram tá so at eg haldi bara tað er positivt at mann byggir uppá og ger tey tiltøkini sum mann sjálvur sat og arbeiddi við so tað haldi eg at mann byggir á herðarnar hjá kornørum
hundrað prosent
takk fyri hervur polstóttur ger so væl takk fyri ja mann sigur jú ati einhvør samgonga byggir á herðarnar hjá tí sum sat áðrenn og á heilsuí heilsumálum og almannamálum hava eru flokkarnir eisini ofta samdari enn á øðrum økjum men tað er so hvussu sur einstór broyting í hesum fíggjarlógaruppskotinum og tað er at vit skerja blokkin og tað tað kanska sambansflokkurn eisini er eitt sindur glaður fyri tað kvussu er broytta eitt sindur tað hoyrdi man hvusu aftaná valið at sambandsflokurin eisiniskal liva við blokkniðurskurði so tað tað ljóðar gott í mínum oyrum at tað fra nokk verður so
so í ein og hvørja samgongu takk fyri ja ja so er tað
u næsti viðmerki tað verður magnus rasmusen ger so væltakk fyri harra formaður undanfarna samgonga fekk haldi ofta skotið skógvarnar millum annað av tingkvinnuni um at vit vóru ikki so grøn vit vóru forsvørt og ambitiónirnar vóru øgiliga stórar og visjónnar og so visi eg lesi fíggjarlógaruppskotið so vissi eg royna at telja saman so et eri komi til at mann hevur hetta her við vátlendinum nøkur hundrað túsund eg komi upp til tvær milliónir tá ið eg ikki hugsi um tær grønu bygningarnar sum skulu vera tað er fimm millióni sjey milliónir av sjey milliardum eg kundi hugsað mær eina viðmerking frá tingfinnuni hvat hon heldur um um tað ella um mann kann vænta
koyra á hasum økinum takk fyri
gjørt væl harra postaðurin takk fyri ja sum eg hevði gjørt nokk so greitt í mína røðu so eru tey átøkist so vit hava í fíggjarlóginum góð men eg sakni fleiri og hægri raðfesting tað tað er eingin loyna so tað er absolutt nakað sum eg vóni vera ein broyting til komandi fíggjarlóg at tað fær hægri raðfesting men tað sum eg kann harma so um tí tað er eitt øki sum eg brenni øgiliga nógv fyri sum eg havi hildið roynt hildið oyrnum á undanfarna samgongu so gjørdi undanfarna samgongu saman við øðrum eini veðurlagspolitikk sum skuldi líka sum seta ætlanina tey næstu tíggju árini og tað er ikki meira enn eitt uppskot komið úr veðurlagspolitikkinum í ein tingi og longu hoppað nú andstøðu limir frá tí avtaluni og tað var akkurát tí eisini at eg ikki var fyri at gera veðurlagspolitikkin óbindandi tí at mann tað er ikki meira enn eitt ár síðan at politikkur var samtyktur og fleiri av teimum sum hava gjørt politikkin
er longu lopin frá honum ja takk
sora elspett mersedes gunnestóttur sum fær viðmerking ger so vælja takk fyri harra formaður tað gleddi meg at røðarin nevndi móttøkuhús sjálv tá ið eg var landsstýriskvinna tá var tað øgiliga aktuelt vit gjørdu eisini eina kanning sum vísti a tað er harðliga búfyri einum sovorðnum móttøkuhúsi og mann byrjaði pápi og sett pengar av øog tað er eitt móttøkuhús har tað skal í ráðgeving vegleiðing til harðskapsrættfólk so eg ja tað eri eg øgiliga glað fyri at hoyra samstundis hevði eg hugsað mær um røðarin kanska greidda eitt sindur nærri frá hvat ætlanin er um tað skal vera saman við øðrum ella mann a lt kanska mann sagt kanska í kvinnuhúsinum saman við teimum ella um tað er ein stovnur fyri sæg hvat er ætlanin nú frameftir eg veit hvat eg ætlaði men hvatð
kundi greitt mær eitt sindur frá tí
ger svæl erur postottur takk fyri ja sum eg skilji lanum so er altso harðskapsmóttøkan er byrjað tað starvsfólkini verða eisini nú lærd til at at uppgávurnar eru øðrvísi en teir hava verið og sum eg eisin skili lanið so heldur tað til í kvinnuhúsinum altso burtur frá ikki aso ikki har sum sumkvinnur sum halda til á kvinnuhúsinum eru men harum soleis at tað er tað er sama stað men men tey koma ikki inn í tey somu støðini sum kvinnurnar sum búgva á kvinnuhúsinum halda til men tað eg eg dugi ikki at siga um um mann ætlar at broyta tað tað haldi eg ikki e haldi man ætla at halda seg til
ta ætlanina sum er gjørdja takk so næsta røða tað verður anikaolsen ger so væl
ja eg havi valt at kalla yvirskriftina til hesa framrøðu í mun til fíggjarlógar uppskotið fyri tvey túsund og trýogtjúgu fyri tjóðarbygging og ábyrgd av egnum landi og fólki heimurin í dag er merktur av stórum ótryggleika rentuhækkingum høgar inflatión dýrskandi oljuprísum nú eisini elprísm og er hetta eisini við til at dýrka um hjá føroysku familjuni hetta er ikki nakað sum okur kur kunna venda blinda eyga til føroysku bankarnir hava ikki víst eina serliga stóra fyrimynd í hesum málinum við at geva seg sjálvum eitt ovurstórt kapitalvinningsbýti samstundis sum vanligi føroyingurin stríðist við at fáa endarnar at røkka saman tá ið bankarnir samstundis hekka rentuna á sethúsalágnum sum fyr mong húsarhald merkir kanska eini tvey trý túsund krónur um eyka um mánaðin og samstundis geva seg sjálvum eitt ovurstórt vinningsbýti so er hetta beinleiðis amoralst og ikki við til at byggja upp álitið á føroysku bankarnar sagt verður í bankaverðini at her er einki at óttast og at føroyski sethúsamarknaðurin í væl konsolideraður ja kanska er tað soleiðis um hann situr í einari turrari talver men veruleikin er ein annar hjá rættiliga mongum familjum í føroyum lagnurnar síggjast ikki altíð í turrum tølum men tær síggjast hjá teimum harðsperdu familjunum sum merkja broytta gerandisdagin dagliga tosi eg við fólk sum veruliga hava tað trupult fíggjarliga hvør krónað verður vend prísirnir á teimum ymisku matvørunum verða vigaði radiadorar ja hjá teimum sum ikki hava ráð til at keypa sær eitt dýrt og jarðarhol verða skrúvaðar lægsta bluss ljósið verður sløkt tí nú er eisini prísirnur hækkaði við átjan orunum á elinum hetta er ikki firi at tosað eina kreppu í gongd men hetta er ein veruleiki sum mangi føroyingur livir undir og sum vit sum samgongan mága og skula taka hondum ongantíð ov skjótt tað gleðir meg at landsstriskvinnan í almannamálum áv øllum alvi arbeiðir við einum hjálparpakka til ta harðtraktu familjurnar í føroyum og verður hesin pakkin vónandi lagdur fyri tingið í vár og kenna okur landsstýriskvinna so o liggur hon ikki á boðunum men arbeiðar av øllum alvi við hesum máli franski heimspekingurin fransis beycol segði at pengar eru sum tøð tær fáast best at virka um tað verða spæddur út hetta er ein boðskapur sum okur eiga at hava í huga at samstundi sum okur sjálvsagt føra ein varnan fíggjarpolitikk og stýra trygt gjøgnum fíggjarligu resektiónina so mugu okur skilvíst býta teir partar av øktu inntøkunum út til okkara ringastrakti tað eru mong mál sum eg haldi at okur kunna fegnast um í fíggjarlógini og sum eg eisini skal nema við og tað er sum eg nevndi at byrja við serliga tjóðskaparmálini sumi liggja frammarliga at blokkurin fyri fyrstu ferð er skorin í tjúgu ár fegnist eg almikið um fimmogtjúgu milliónir ár og so fimmogtjúgu milliónir hvørt ár tey komandi trý árini ikul ganga við risa fetin ímóti einum fíggjarligum frælsi frá danmark og brynja føroysku tjóðina at standa á egnu beinum tvey hundrað túsund krónur eru settar av til at fyrireika yvirtøkuna av loftrúminum tí her skal serkønhjálp til árliga missa føroyar áleið tvey hundrað milliónir krónur í inntøkum tí loftrúmi framvegis liggur á donskum hondum avgerðin um føroyska loftrúmið varð tikið yvir høvdið áv føroyingum danmark staðfesti eg kavosáttmálan í nítjan hundrað og sjeyogfjøruti i altjóða sáttmálan sáttmálin ið regulerar loftviðurskiftini og á fundi í keypmannahavn í nítjan hundrað og sjeyogfjøruti varð avgjørt at loftferðslutænasturnar yvir føroyum skuldu umsetast av íslandi føroya landsstýrið var ikki við í hesum samráðingum og avgerðin varð tikin uttanum føroyskar myndugleikar at umsitingin og inntøkurnar tað eru so trýss prosent sum fara til ísland ið stavast frá loftferðsluni skulu fella til íslendskar myndugleikar hetta er ein órættur ið er framdur ímóti føroysku tjóðini og eg fegnist at landsstýrismaðurin í uttanríksmálum hevu sett hetta málið ovast á breddan vit eiga at seta ferð á at styrkja okkara uttanvíkispolitisku sambond og ætlanir eru í fyrsta umfari at seta eina sendistovu á stovn í whntón htta hevur stóran týdning fyri okkara útflutning og eisini tað at okur leita okkum nýggjar marknaðarleiðir vit eiga ikki bara at verða bundin at einum marknaði hetta ger okkum sár bar og tí skulu okur styrkja onnur handilssambond og her eigur málið um at fáa føroyum sjálvstøðan limaskap í vto at fáa hægstu raðfesting eitt annað mál sum eg fegnist um er kampuðsætlanim tikið verður til at blindur er bókleysur maður ein partur av tjóðarbyrgingini er at okur styrkja um okkara fróðskaparsetur vit seta ferð á at fáa fróðskaparsetrið á eitt altjóða góðkent stig sambært bolonjuavtaluni og eg fegnist um at okur hava sett okkum som mál at fáa læknuútbúgving í føroyum og at okur eisini eiga at seta okkum enn hægri mál at fáa ja kanska út við trý túsund lesandi á fróðskaparsetrinum í tvey túsund og tretivu tað eru aðrir tættir í fíggjarlógini sum eg fegnist um millum annað tvær milliónir til at styrkja fiskivaðeftirlitið at okur styrkja og fyrireika at endurnýggja strandferðsluflotan at okur fara at um at bøta um okkara landsvegir við athækka játtanina til asfaltering og at tær kreativu vinnurnar eisini eru styrktar og her ímillum tónleikavinnan sum eisini nú hevur fingið øktan sterska fíggjarlógini landsstýrið hevur sitið í tretivu dagar men eg fari at minna á nøkur mál sum eg meti hava sera stóran týdning fyri okkara vælferðarsamfelag og tað er millum annað at okur tryggja okkara starvsfólk á heilsuøkinum og á dagstovnuøkinum okur kunna ikki lata ein tíðindaglugga upp í dag uttan at okur hoyra um ræðusøgurnar um hvussu trupult tað er hjá starvsfólkum at fáa endarnar at røkka saman og at tað ikki eru stundir til at taka sær av okkum okkara smáe tí mukur sum skjótast seta ferð á at fáa bøtt um hesi viðurskiftini og har eru samgongan á veg landsstýrið hevur sett nøkur mál á breddan sum arbeitt verður við og tað skal vera mín innarliga vón at tað verður arbeitt skjótt við teimum málunum og tey málini eru millum annað løn undir útbúgving og tað at okur minka um arbeiðsvikuna og bøta um normeringina her skulu skjótar loysnir finnast soleiðis at okur kunna lofta teimum avbjóðingunum sum eru á økinum
formaður takk fyri ja takk
vimerking gienger svæja hara formaður nú nevnir anik olsen ether við rentuni nei vinnugsbýtið hjá bankunum og tað er altíð snilt í politikki at fara móti bankunum tí at næstan øllstan í skuld til ter og tað er ein góður politiskt søluvøra men men mín spurnigr bara hvat ætlar mann at gera við tað visti mann meina teg t attað er for nógv eg eri púra samdur tí at tað ljóðar øgiliga stórt heltra eftr prosentparturin sum tey skulu hava í vinnusbýti men ymmistorarnir skulu nokk fáa sín part tað einasta vvitseta sum treyt at vinnusbýtið skal heva lægri í prosentum so skal bara avlop verða størri fyri at fáa ð saman burturúr og tá koma kundarnar rinda bæði fyri størri avlop og fyri á stórt vinnusbýti tað kann skjótt vendas skeimt so hvat ætlar
samgongan at gera
jtakgersovæl anikolsentakk fyri sum eg havi skilt so hevur mann tikið í rívan til í mun til ta kapitalviningsbýtið sum bleiv býtt út hesa ferð tað kundi verið væl minni uttan at manni uttan man mann breyt nakra lóg í luttan mannin uttan mann gjørdi nakran skaða í mun tileigararnar og eg haldi at faroy á landsstýri eigur at senda ein oðeitt boðskap út um at hvat mann hvat mann metir at bankin skal gera og hvussu hann skal rekast eg haldi mann hevur ein ávísan brøringsans í mun til bankarnar í føroyum í mun til tann leikbult sum bankarnir hava so eg haldi at tað bilar einki sum ein stórur eigari av av bankunum í í hesum førum er ta bant norðdigk at mann gevur eitt áávíst signal um hvat mann vetur er rímiligt í einum
slíka samanhangi ja takk so er næsti røðari landsverkfrinnurin almentamálin tað verður sigursteinberg ger so væl
nú er ku komið nokk so væl inn í viðgerðina eg haldi hon hevur verið honhevr verir fín og sum nógv hava sagt so sigi eg tað sama at okur byggja á heravnar á teimum sum hava sitið frammanundan og tað haldi eg eigur í hvørfall at geva gróðrabotn fyri at fáa góðar og breiðar semjur og tað haldi eg eisini at okkara samfelag hevur tørv á og tað skal eisini síggja sum sjálvandi eitt er tað av tíðini verður stutt men tað er kanska eisini nakað um tað at tá ið alt kemur til alt so er tað meira sum savnar okkum enn tað sum skilur so kann mann sjálvandi vera ósamdur um ferðina og onkur vil hava tingina atðgangað skjótari tað er so tað men tað er eisini viktigt at virða tær demokratisku reglurnar sum eru at mann hevur tíð til hoyringar men at arbeiðar uppskot ordiligt ígjøgnum og at mann arbeiðir heldur altso skjótt við at fáa hett her málið avgreitt nú so hesa samfelagið iki liggur alað meg tí tað er nógvir stovnar sum ikki ordilia at fáa fungera tí at mann ikki hevur eina ordiliga fíggjarlóg so tað skal síggjast í ljósini av tí men eg haldi faktisk at hetta fer at blíva fínt tað eru gjørdaronkrar broytingar um tað ikki eru so nógvar tað er komnar nýggjar inntøkumetingar og og tað er so eisini komið eitt yvirskot og blokkurin verður lekkaður og okkurt er raðfest og umraðfest og eitt sum eg haldi er er rættiliga gott tað er hether við at mannheur fingið fullar lønarframskrivingar inn tað betíðir eisini nakað fyri stovnarnar so tað heur nógv at siga fyri at at virksemið koyrir sum tað kann nú siti eg fyrri í einum nýggjum ráði almannaog mentamálaráði og tað er sjálvandi eisini eini ein nýggj og stóra uppgáva sum er rættiliga spennandi tað er tað gamlaráðið sum kur hava altíð kent tað burtura frá tí ati barnaverndarøkið er flutt yvir til tað nýggja barnaogundirvísingarmálaráðið og tað kann gott vera at við tíðini at okkurt annað broytist tað fenn mann at síggja tað kemur alt annað up á hvat ið hetta komandi árið fer at vísa í mun til hvussu tað nýggja ráið hjá barnaogundirvísingarmálið kemur at fungera og so hevur mann ein mentanarpart inni og tað er so mentanarøki har útbúgving og skúli og gransking o tann partrin ikki er við men tað er faktisk ein fín kompinatión og tað riggar væl og tað riggar betri fyri hvønn dag eg skal gjøgnum ganga eitt sindur um tær raðfestingar sum eru á á hesum økjunum og so svara teimum spurningum sum hava verið settur í samband við tað økið her inni eg skal taka almannapartin fyrst so er at siga ati javnstøðuøkið er raðfest fleiri hava havt hetahr frammi við at mann generelt manglar hagtøl í føroyum tað ger mann eisini innan fyri javnstøðuøki og har er okkurt arbeiði í gongd við at mann ger eina kanning um tað so her er raðfest tað at mann fær gjørt meira við javnstøðuøki og tað er nokkso spennandi tí tað skal eisini tað arbeiðið skal eisini liggja til grund fyri at mann ynskir at fara at hyggja eftir hyggja lógina og so er tað pengar til at gera eitt móttøkuhús eg haldi tað var elspet mersetis gunleysdóttur sum akkurát spurdi um tað at móttøkuhús fyri harðskapsrakt og tað hevur mann so avgjørt at leggja saman við kvinnuhúsinum tey hava leigað sær altso víðkað um hølini leigað sær eitt sindur afturat har sum tey eru og seks hundrað túsund eru avsettar til tað og pluss at kvinnuhúsið fer trý hundrað túsund so har er eisini ein raðfesting og tað haldi eg er ein ein øgiliga góð og neyðug raðfesting og í sambandi við politiska arbeiðið ellars inni á tí økinum so kann eg siga at mann eisini er farin at fyrireika at fáa gjørt eina nýggja harðskapsætlan tí tann er tað eru tað eru faktiskt heilt nýggjar avbjóðingar í dag í mun til bara fyrinøkum fáum árum síðani nú er tað meira efti her við eisini talgildum harðskapi og øðrum sum mann ikkihevur sett so nógv til fyrr og so er tað ráðgevingin fyri føroyingar í danmark sum er sterkt við tvey hundrað túsund krónum hon er faktiskt øgiliga góðar nettir hjá fólki sum búgva niðri men eisini hjá holtórshavn og sjúklingum og øðrum sum eru burtur og hava brúk fyri sosialráðgeving og berin fyri fýra hundrað túsund tey gera eitt ótrúliga gott arbeiði fyri børn og familjur sum eru rakt av sorg og eg haldi at tey síðstu árini er tað havi tað veriðógv nógvar tað er liliga nógvar familjur sum hava fingið rættiliga góða hjálp so tað er gott og so er tað sjálvandi alt tað stóra økið sum er á almannaverki og øll tann ætlanin sum liggur um at fáa bygt út tey komandi árini tað bleiv jú gjørt eitt nokk so stórt uppskot í í seinastu samgongu at legga upp á upskot er eftir álit ella hvat mannskal rópa tað umø í góðum hondum har mann setti í í setti eina ætlan fram hvat var neyðugt at gera fyri tey næstu árini og har skal tað hvussur vera mítt ynski og tað skal fara herfrá út til allar flokkar um at fáa at okur fáa gjørt eina langtíðarsemju á tí økinum og tað sum eg hvørfalli er lagt upp til tað er at mann í minsta lagi setra og hálvtrýss milliónir av árliga tey næstu tíggju árini soleiðis at mann tryggjar sær at tað hvørt ár í hvørfall kemur ein nýggjur stovnur tí her hevur verið so øgiliga stórur stórur bíðilistar og stórur tørvur og eg kundi hugsað mær at ati eg veit ikkium tað skal vera ígjøgnum trivnaðarnevndina ella um tað skal vera eitt umboð frá hvørjum flokki men at mann p á einlana máta fekk gjørt eina ordiliga langdígar semju tí tað heur eitt øki brúk fyri soleiðis at tað ikki verða av hanglugt av hvør situr her men at tey altíð føla tað at tað eru í góðum hondum tí at hetta e eitt øki sum halda okur øll vilja so tað er tað r hvussu fo nógv í løtuni er nógv gott í gongd mýran verður bygt uppi í í hoyvík og kvíggjartún verður bygt úti á argjin og reyntún eru í gongd og hetta er trý nýggj heim sum fara at lata upp innan fyri hetta her árið og pengar eru avsettir til rakstur t til tað so har verður gjørt eitt gott arbeiði eisini av teimum sum hava sitið áðrenn ogkum og so koma tað eisini tvey fólk nei tvey heim til fólk sum hava seinheilaskaða koma í ár eitt kemur í klaksvík sum eita er skálagarður og sum kemur heima e við síðula øí suðuroynni og tað er sera positivt og alneyðugt tað eru fólk sum faktisk ikki hava nakað tilboð í dag tá mann hevr ringt við ið at fáa útskriva fólk og tað eru eisini fólk sum búgva heima sum kanska ikki hava møguleikar til umlating og annað og tað eisini fólk sum eru undir sjeyogtrýss sum sletta einki tilboð hava um tænastu í dag so tað fer í hvørfalla atvera ein ein stórur bati fyri tey fólkini ið tað er sagt so eta statvekk mann kemur nokk ongantíð á mál við hesum her økinum men eg haldi kanska serliga eitt ting sum okur burdu sett okkum saman og gjørt meira við tað eru tá ð tað kemur til sjálva endurvenjingina at mann fer altso at mann setir meira av til tað tí tað gevur øgiliga nógv í síðsta enda við tað at fólk kunna klára seg betri og og at mann kann varðveita sínar førleikar sum longst hasa fyrstu tíðina havi eg havt møguleika at verið úti og vitja nógvar stovnar og tað er ótrúliga gott at síggja hvussu góðar umstøður eru nógvastaðni og hvussu nógv góð fólk arbeiða nógvastaðni men man men man sær eisini at tað er truplar umstøður á nøkrun á nøkrum stovnum og tí er tað gott at tað eisini verður bygt nýtt so innan fyri ta næstu tíðina so verða tað eisini nakrar teimum gomlu gomlu stovnunum sum faktisk verða niðurlagdur tí at fólk fáa nýggjar og betri umstøður men mann sigar eisini tá mann runt og snakkar við áhugafeløg og onnur at tað eru eisini bólkar av fólki í okkara samfelag sum enn mangla grundleggjandi tænastur so visi eg skal siga avbjóðingarnar sum eru haldi innanfyri etta øki so tað sjálvandi heta her við manglandi búplássum tær eisini alfortrupul tá tað kemur til koyring aftur og fram í millum hesi ymisku tilboðini altso endurvenjing og taluvenjing er eisini ein avbjóðing og marka móti ímillum eldrarøktirna og tað kommunala er ikki endaliga avgreitt og tað ætli eg mær at taka upp við kommunurnar tað hava okur ásett fund um so er mann eisini komin á eina sovorna støðu har har tá mann snakkar um bústovurnar at mann ú manne at tá ið tú blívur yvir sjeyogtrýss so kanst tú ikki sleppa inn á eitt vanligt røktarheim og tað ger so eisini tað at eldri fólk í stóran mun búgva á á vanligum sambýlum har onnur kanska fara til eitt dagtilboð um dagin tey fara vert tatilboð ella hvat tað skal vera vart vert at arbeiða men øll kunnu ikki fara húsunum tí mást tú kanska hava dupultan manning so her eru nøkur ting mann hyggja eftir tað mugu eisini vera pláss til eldri fólk sum hava menningartarn ella hvat tað nú skal vera hvussu tay sum búgva hjá almannaverkinum so her eru øgiliga nógv forskeld at gera eisini í mun til fólk sum hava brek og annað og í løtuni verður tað so arbeitt við eini lóg um eitt brekumboð og tað verður eisini arbeitt við einum uppskoti um ein hjálparpakka sum fleiri hava spurt um og tað verður eisini arbeitt í herdiot við at fáa bygt meira ella gera uppskot um nýbygging á hesum her økinum og so veru tað eisini settir pengar av til frítíðartilboð til børn tað er starta nakað nkurnønøkur nýggj eru komin inn men har er ta so frúutrøð sum kann vaksa um um tænasturnar og eisini sett pengar av í eysturoynni til at minka um bíilistarnar og eisini erduni raðfest fyri at minka um bíðilistar til tað vanliga virksemið sum tey hava har fólk kunna koma inn og hava ein meiningsfullan gerandisdag eh og so haldi eg eitt gott sæst aftur og tað er tað at mann fyri ein tíð síðani samtykti at pensjónur og veitingar annar verða javnaðar fast soleiðis at tað pjóðist ikki at koma í tingi hvørja ferð men tað liggur í einari fastari laði soleiðis at tað ikki verður úttolað tá ið tað kemur til so er ein raðfesting til tað føroyska málið sum er er neyðug tað er bæði til orðabøkur og tað eisini til málráðið og tað er eisini tí mann skal hava eina nýggja stavsetingarorðabók ferliga kanska í hesum her árinum so har er nógv at gera og og tær fimm hudrað túsund sum sum samanlagt eru játtaðar at gera sjálvandi mun men har er hvørfall neyðugt at gera nógv meira komandi árini fyri føroyska málið tí ávirkan er stór úti frá og tað kanska serliga eisini innan fyri tað talgilda at at tað tørvar at gera meira so er ein játtanin á trý hundrað túsund til symfonyrakestri suhaldi eri ótrúliga gott og eg haldi at symfonyrarkestrið skal vera akkurátsum tann fyrimyndin sum okur øll hava eingin trúði at tan næstan bar til at hava í føroyum og bara upp á fjøruti ár so kann mann hava altso eg haldi baraeghavi verið til tvær konsertir longu í ár tað fleiri hava verið tað og bara fær noggum fáum árum síðani so mátti kanska ein øgiliga øgiliga stórur partur av teimum tónleikarunum koma inn til føroyar uttanlands frá fyri at vera við fyri at mann kláraði tað men nú sevður mann veruliga fruktinar á musikkskúlanum at teir næmingarnar inni og tað er virkliga nakað sum gevur nakað sum sum eg haldi okur skuldu standa saman um og tað hevur mann tíbetur gjørt og ein onnur mentanargrein sum eru stórar menning til filmur har eru eisini ein raðfesting inni upp á fimm hundrað túsund hetta er so film stuðullin og mentanargrunnurin er eisini raðfestur og so liggur eini stóri verkætlan fyri framman sum er har tað verður arbeitt við at prosjektera og fyrireika og arkitekta kapping og annað hevur verið og har er eisini ein ætlan um at fara og søkja grunnar til tað arbeiðið og hr eru so fýra milliónir settar av í ár til at fyrrireika víðari við og tað er eingin loyna at tann tað kundi gott verið hægri tað var tað eisini ynskt tey sum sita og prosjektera at tað tað gjarna mátti verið meira á tíð og so er kirkjan eisini partur av okra málsøki og har eru eisini setta raðfestingar á bæði til serprestar og eisini stuðul til kirkju bygging tjóðsavnið hevur fingið eisini eina raðfesting til náttúrudeildina og nakað við eisini útgerð til tey sum smíða bátar so er er forskelligt hað er savnskull og og sovíðari og so sum sum fær eina millión og tey hava gjørt eina nýggja strategi har tey arbeiða eisini við breiddarítrótti og kanska leggja størri dent á felagsskap vir tað at øll skula vera í rørslu og rørslu gleði og og so víðari so tað verður akkur sum arbeitt á fleiri frontum bæði við breiddini men eisini við altjóða luttøku og øðrum ogoyggjarleikir eru í ár og okur síggja eisini tað at tað eru fleiri føroysk lið sum klára seg væl tá tey koma eisini úti heim og kunna bjóða av hondbólturin er eitt eitt gott dømi í løtuni og tað skiftir onkuní hetta svimjing og onkuntíð h hevda verið fótbóltur gtað er so ymiskt so har er hvørfalli nakað at haldi sum okur øll kunna standa saman um og tað er eingin ivi um tað at vissi mann spyr ísf so høvdu tey eisini ynskt tað at tann milliónin var meira sjálvandi eri tey glað fyri tað sum er men men tað hevi eisini tað hevði eisini komið væl við hendan her nýggja stórrullin sum eisini formennar hava skrivað undir uppá skal byggjast hon er eisini á vfimm milliónum so her er ymiskt ø men eg haldi at vissi eg skal taka stutt samanum so haldi eg at til okra komandi fíggjarlóg so eigur mann serliga á mentanarøkinum at finna hægri raðfestingar og tað er kanska serliga føroyska máli eg hugsi um undirvísingartilfar í skúlunum ikki bara kanska ini á mentanarøkinum men eisini á á øðrum málsøkjum innanfyri skúlaverk og annað at mann fær meira føroyskt tilfar at mann kann gera meira eisini talgilt at mann kann styrkja súnini sum faktiskt røkja eina stóra uppgávu við eina øgiliga lítlari játtan tað kunnu vera meira akkurt sum partur av øllum tíma at arbeiði við ferðavinnu øðrum og trivnaði og sovíðari har trígg síggja øiliga stórar møguleikar í og okur hava sett nógv so nógv í samgonguskjalið um hvussu okur vilja menna mentanarøki so tað fara okur sjálvandi at gera og í løtuni so hyggja okur sjálvandi eftir hvussu mann kann orða okur hava jó eisini sett tað í at kur skula gera mentanar og listapolitikk og annað so tey tingini hygja okur eftir so nøkur ting skula gerast í kan mann siga í arbeiði um vit arbeiða við politikkum men nøkur ting skulu eisini fremjast í játtannm so tað e eitt sindur blandað men her er nógv ymiskt at taka fatur í og tað gleði meg til og eisini til at arbeiða saman við trivnaðarnevndini og mentanarnevndini um tey tingini og eg skal bara bjóða inn til gott samstarvi við nevndirnar um tað so trúgvi at okkur
so langt takk fyri
eksplum viðmerkingar tað er keli holm johannesen hjá svelumja takk fyri teir formaður takk fyri røðuna eg hugsi meg at tað hevur verið enn reabilitering so vit arbeiddu nakað við tí at fáa tað yvir geirar eisini at fleiri landsstýrifólk hevur noydd at arbeiða saman og so hugsi eg eisini um tað brævið sum bleiv sent frá megt tað at arbeiða fyri fólk sum hava skert ein førleika ikki tí at eg havi men arbeiða til so nógvir føroyingar sum hava ein skerdan førleika sum kanska vit kalla tað lágthangandi fruktur til kanska organisatorisk ting sum vit kunnu gera dagligt at er nógv lættari fyri hesi fólkini á og eisini bústaðaravbjóðingarnar at vit arbeiða við tí saman at samgonga
øva
jtak ger suvæl syristenbergja takk fyri hara formaður og takk til kaili joholm johannesen ja eg ei púra samd tað er tað er tað allarviktiasta signalið mann kann senda út til megt og allir teir málbakkarnur og faktiskt til alt føroya fólk tað er tað at mann stendur saman um korini hjá teimum fólkunum sum okur eru faktisk tað er tí okur eru her tað fari fyri at gera samfelagið betri og tað hav jú fleiri ferð víst á tað at tað hava eisini brúk fyri hesum her langtíðar semjunum at tað ikki er eitt sindur av hangligt av hvør situr her hvussu teirra mam sk eg man kann siga lívskor verða ávirkaði og tí er ta eg sigi hettahr eisini við at fáa gjørt eina langtíðar semju um um bygging og at standa saman um reabiliteringinaa tí at tað er næstan á hvørjum ári at tað koma eit sinur av pengum afturat men men men tað fungerað statvekk ikki ordiliga gott allíkavæl við reapiliteringini ikki allastaðni onkustaðni fungera betri enn aðrastaðni men tað er statvekk soleiðis at so skal tað vera eitt eitt eitt aldursmark sum er avgerandi fyri hvar tú færi hjálp og so skal tað vera ein diagnosa sum er avgerandi eg haldi tey tingini man pá einana máta má koma burturfrá soleiðis at okur hjálpa borgaraunum betri
tað er tað sum má vera fokusið takk fyri
gjørt væl takk fyri har formaður sera nógvar góðar raðfestingar sum eg frøist um millum annað nevndi landsstýriskonan javnstøðaøki tað eri eg sera fegin um og eg vóni at mann einaferð kemur til at mann eisini kann endurskoða tað virkisætlanina sum bleiv gjørd í sínum tíð so er tað tað her við taluvenjing sum eg haldi er ein ómetaligaðlig av týdning partur av endur-og-virlíkasvenjing sum landsstýriskonan eisini nevndi hvussu tað ikki verður raðfest og samskipað betur so fær mann ikki tí somu nyttina hvørki av endurvenjing ella viðlíkasvenjing og tað hopi eg at tað kemur bæði hægri játtan og meira fokus á tað í
hini sum kemur takk fyri
jtakgestakfyrhara formaður ja eg eri samd við eygum samunsen eg haldi tað er altso javnstøðu raðfestingin haldi er góð og neyðug og tað fer eisini at blíva endurskoða ta arbeiðiðsum hevur ligið við tí virkisætlanini og kanska eisini lógin sum er er blívu nøkur ár eftir hondini ø eg eri samd við tað at taluvenjing ikki nøktandi eg haldi tað nyttar ikk at blíva við at siga ja at tey royna alt heftar tað er ikki gott nokk sum tað er akkurát við tí og tað eigur at vera partur av viðlíkahaldsvenjingini og soleiðis sum fíggjarlógin er nú so eru ikki pengar settir av til altso að er kki fleiri resursur koyrdar inn í reabiliteringina í ár og tað haldi eg ikki er gott nok tað má eg bara vera ærlig ag siga a ttað er bygdir nógvir nýggir stólil at vera bygdir nógvir nýggir stovnar og raksturin settur inn til tað men tað má eisini vera altso
talið venjingin og annað má fylgja við takk fyri

og endurmenning takk fyri
ja ger s væl siristenbergtakk fyri harra formaður og takk til súsani bertolsen ja eg haldi at okur skula duga betur kanska at síggja tað góða sum hvør einstakur inni roynir at gera líkamikið hvørjum flokki mann er í og tað er tað er hett her við at tað altíð er meira sum savnar enn tað sum skilur øll tey góðu tingini sum mann hevur arbeitt við gjøgnum langa tíð vussu mann hevur boðað út í systemið fara at koma og sum mann vil gera av batennum samfelagnum tað slukku sjálvur taka til okkum tað er gávur altso er ikki nakað sum mann abara blaka út tí at nú er onkur annar komin her so so er mann ikki fyri fyri borgarum kannmann siga so tað haldi eg gott og tí hevi eg hildið tað at tey allarflestu samgongufólk eisini fóru upp her í dag t søgdu jú hug hetta er eisini okra sotað er væl tað sum tað gongur út uppá og heilsufremjan og fyribyrging til eldri ja absolutt kommunurnar gera rættiliga nógv í løtuni men kommunurnar hava eisini eina stóra uppgávu yvir frá teimum sum sum búgva inni á stovnunum sum kanska ikki altíð snema at røkka hjá nógvum og tað er so sjálvandi nakað sum liggur hjá landstýriskvinnuni í ífíggjarmálum hvussu afturberingin sær út men eg haldi at eftirmetingin á eldraøkinum tann pakkin um p á einan máta opna
stoppa aftur takk fyri
takk so tær jóansens frænir við mær ikki í gjár svelog eg veit ikki sum um tað sigur steinberglandskúrin sum hevur tað málið men eg tosaði við landskúrinum um um tað málið sum eitur at geva skótin og fórhúsum dansið saman sum somu treytir sum sum ítróttin hevur við eini skattafrøðarupphædd tað er eitt mál sum kostar lítið men men sum gagnar nógv eg veit ikki um tú ráttir vág sum hevur tað undir sær men tað kundi vera eisini mál eisini sum mann kundi tikið upp eg veit ikki nú ella til
pestar tað er hussu eitt gott mál takk fyri
ja takk ger sovæl ger stmbertakk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er nokk eitt mál sum liggur hjá ruttvang í í fíggjarmálum men mann kann siga uppá ein enanan máta er tað eisini eitt mentamál upp á tann mátan at tað er skótar og føroyskur dansur og annað sum ynski at fáa somu treytir sum sum ítrótturin og tað haldi eg í eitt fínt mál men tað má ta má landsstýri sog viðgera men
tað tað skilji eg væl takk fyri ja takk so er næstu røðari tað verður uni hálm johannesen

arbeiði takk fyri ja takk fyri og so eru tað viðmerkingar úti í salinum og
ilioholm johannesen ger sovæl ja takk fyri enna góða røða eg haldi hettahar við imflatiánshjálvtini tað er tað einasta sum verður undrar meg eitt sindur hví man ikki vera líka motiveraður sum við til dømis bóksstuðlinum ha tí at tú sært hvustu tjóðveldisfólk smíla í dag tey hava fingið sítt javnaðarfólkkur eisarsindur niður boygd tey hava ikki fingið sítt enn tí at tey koyrdu so øgiliga hart upp á hendan her inflatiónspakkan ha visti mann veruliga vil ein inflatiónspakka tað gang eikk vera saman við andstøðuni so tekur tað fjúrtan dagar tað tekur ikki meir at pástandi er besiviljuni til staðar og tað eru so nógvar familjur sum hava tað so strævið tað er blivið so dýrt við olju og mati í sovorð nakað so nú eri eg líka eintusiastiskur sum henda samgonga sum tá eg sæt í andstøðu eftir oljupakkanum so lat okkum finna út av hesum imflatiónspakkanum bloksniðurskorðin hann er tjóðveldsfólkini smílast eg skilji tey so óalmetaliga væl tí að tað dragast um at fáa ein javnvág í politikki

ja avgreitt takk fyri ja takk fyri og tann næsta
vimerki kristianna vinter poulsen ger sovæl akk fyri frú forkvina ja eg fari at takka uni holm johansen fyri eina eina standandi góða røðu har hann har hann nevndi tær góðu raðfestingarnar sum eru umframt tað sum hann saknar ella tað sum hann vónar fer at koma og tað eru jú nógv sera nógv góð mál á skrá so eg kundi hugsað mær at hoyrt hvørji av teimum málunum sum sum vera skulu vera raðfesta í komandi fíggjarlóginum uni holm johannessen kundi hugsað sær at sæð fyrst av teimum málunum sum vóru á skrá íval
dystinum takk ja takk

men tað er í øll for tvey mál
takk fyri so er tað bárðurasteinielsen ger sovæl ja kkfrú forkvinna tað er gott at hoyra at uni holm johannesen fer at berjast fyri farleiðini til vestmannar at fáa ein tunnil har og tað skilji eisini væl hann er kendu gestur í vestmanna ø men men ja han pástaar býr í havn on eg haldi han býr meira í vestumannin í havn men lat tað so fara men tá uni holm johannesen snakkar um ja vit fáa eina breiða semju um fíggjarlógina men fer uni holn johannesen at krevja at pengarnar til ein vestmannatunnil koma upp á aftur hesar ellivu milliónirnar tað nyttar ikki at spyrja um hvat hevur brúk fyri tí tað verður ongantíð nakað tí vit politiskt summugu bestemma skal tunnilin gerast ella ikki fer uni oholm johannesen at krevja fyri at stemma ið fíggjarlógini
at pengarnir koma á aftur íl vestmannatunnilin ja takk fyri

takk fyri ja takk fyri og tann næsti at røða er jóannes joensen
takk fyri frú forkvinna eg ælaði ger eit sindur skjótt av tað er ikki

fíggjarlógin tvey túsund og trýogtjúgu er illa tann verandi fíggjarlógin sum er á borðinum hon er ein framskriving av tí gomlu kann mann siga tað er bæði samgongu g andstøða sum hava verað við til at gjørt hesa fíggjarlógina eru nøktandi nei í fleiri førum ikki fyri okkum í javnaðarflokkinum tað er nógv ting sum burdu longu verið komin við men men tað hevur ikki lat seg gjørt tað hevur verið ymiski viðurskiftir sum hava gjørt tað at vit ikki hava kunnað fingið tað gjørt nú men vænta at í heyst verða heilt onnur ting gjørd æokkara politikkur sæst ikki týðiligu sfíggjarlógini tað má mann bara viðurkenna alt alt ov lítið er sum vit ætla at gera og onkur snakkaði um at vita ætla og tey vita iki um tað blívur til nakað tí ð soleiðis var tað frá fimtan til nítjan men tá var eg ikki her í øllum førum so tað kann vera munurin tað veit ikki

væl lætn vóna tað men í øllum førum eg veit at landstýrisfólkini er farin í gongd og tey skuldu eg ynski tann blýan byr við tí tað verður nokk nógv at gera tað eru nøkur góð ting um standa í fíggjarlógini vit hava eitt yvirskot p á hundrað og einogfjøruti milliónir tað er gott tí at tá mann tosar um spurningurn er um tað er nóg mikið tað tað er so altíð in diskussión men tað hevur týdning av haldføri í ordan og mannhevur hoyrt tað orðið haldføri so oftani á nógvum á nógvum økjum men langtíðar loysnir tað er tað vit skulu halda okkum til langtíðar semjur soleiðs at ikki broytist fjórða hvørt ár líkamikið hvør kemur til valdið at mann hevur eina ætlan sum kann halda fleiri ár fram ímtíðina taðhevurmann eisini hoyrt fleiri ferðir eg soknaðist eftir tá ið vit snakka um inntøkurnar í landskassan tá i mann sakkaði um tøku og tilfeingishjøld at fáa breiða semju um tað men tað vísir eg tað er eitt sindur trupult sjálvt um flokkarnir eru nokk so nær í andstøðusamgongu til tíðir har burdi mann havt eina eina eina haldgóða loysn sum var yvir fleiri tíðarskeiðir altso ár mann kundi eisini havt langtíðarloysnir tað hevurmann so havt um løvukarmarnar har mann hevursett út í korti hvat fyri íløgin mann skal gera onkuntíð verða tey jesteraðar men í í stóran mun sum verða teir fylgdar og tað er gleðiligt tí tað er neyðugt tí annars so verða alt gjørt í senn ella verður einki skil í nøkrum men so er tað eisinihetta vðviðlíkahaldinum sum mann hevur niðurprioriterað tí mann skal gera alt nýtt og byggja nýtt nú er mann hvussu innsæð

tingini og tað er millum annað vegakervi og bygningar hjá landinum har mann roynir at seta pengar av alt for lítið sum er nú men eg vóni at meira kemur á fíggjarlógina soleiðis at vit fáa gjørt nakað munagott soleiðis at vit ikki hava eitt niðurslitið infrakervi í føroyum bæði vegir og bygningar tað mugu vit ansa eftir og tí mugu vit raðfesta tað vit mugu eisini hava ein skynsaman rakstur á øllum økjum og tað hava øll verið samd um at tað skal m at gera og hvussu kemur mann tað ja tá snakkarman aftur um haldføri tí tað verður jú dýrari dýrari rekta samfelagið so har mugu vit finna felags loysnir og felags átøk í hesi fíggjarlógini eru tó nøkur ting sum eru góð og eg fari ikki at nevna øll eg an nevna okkurt tað eru í barnaútbúgvingarmálaráðnum har er tað fókakum sum raðfestir eitt lítið sindur hóast tað er ikki nógv so er tað øoyskt nei so er tað flokslærarin og og leiðslutíðin sum verður raðfest nánámsfrøðiflokkur verður afturat og so verður tað kampusi sum forsetir at forseti við tí ætlanini ogso hevurman eitt sindur av innan fyri umhvørvi hevr maneitt indur við orkuráðgeving og annað grønar orkukeldur mann fer at kanna tær so er nakað við løgmaður ætlar at umleggja tjúgu bygningar til grøna orku og so hevur mann inan fyri heilsuverki eisini nakrar góðar loysnir við dialisu til suðuroynna og nakað við at nýskipa kommunulæknaskipanina sum eisini er neyðugt har læknavaknin eisini verurstyrt og so er tað ymiskar íløgur sum eisini halda áfram sum verða styrtar ddalstunnilin millum annað og tað er eisini sera gleðiligt men her eru nógv ting í her sum burdi ella ett nógv ting sum burdu staðið í her men sum koma vónandi at standa í næstu fíggjarlóg tá i eg fær at hugsa um meg vágoynna har sum eg komi frá so hugdi eftir íløgunum á løgunum seinastu tíggju árini og har vís ta seg at har búgva seks sjey prosenta fólkum í føroyum í vágum og har íløgurnar hava verið sirka tvey prosent øll árini meir og minni soleiðis at eg mann kann siga mann eigur nógv prosent á vistað skal gerast íløgur vestanfyri so eg forvænti tað at vit nú fara at gera nakrar íløgur vestanfyri eisini soleiðis at vit fáa eisini styrkt tað sjálvandi er tað gott at mann ger íløgur um alt landið og eisini í miðstaðnum men mann má ikki gloyma økið burtur ímillum og tí er tað viktigt av at byggja samfelagið alt sum tað er

øokkurt sum hann ætlar at gera sum sum kemur á skinna heilt skjótt og eg forvændi tað at á á fíggjarlógini í heyst so fæv mann sett nøkur fingra merkir á eins og onnur eisini ynskja tí á hesi fíggjarlógini haldi eg teg verðir soltið kann mann siga so vónandi fáa vit ein blýan bil framyvir og at vit fara at fáa ein politikk sum kemur at gagna samfelagnum til seinast vil eg siga øll tey valliftini sum javnaðarflokkurin gav tey standa vit fast við at tey skulu fremjast og kalea holvá johannesen var inni í viein viðmerking í áðni um inflatiónspakkan ella hjálpina har sjálvandi má hon standa rættiliga frammanliga tí tí nú infilatiónin eru ikki um eitt ár ella tvey ja tað vita vit ikki tað væntandi vónandi verður ikki tað so tað her og nú tað skal gerast so tað er nokk tað sum liggur fremst og so koma tey átøkini aftaná sum vit hava sett á skinnara so vónandi fáa vit eitt gott samstarv við andstøðuna soleiðis at vit andstøðusamgonga fáa gjørt okkumt gott fyri føroya land og fólki sum
bíat ja takk fyri og so eru tað viðmerkingar og tað er kai
ejoholm johannesen sum er fyr viðmerka gersvæ eg hugsi altíð um etta politiska javnvágin at mann flokkar fáa nakað við í sítt uppskot tjóðveldi hevur fingið sínar fimmogtjúgu milliónir og rutvang sigur at tað vóru tey eisini tavil siat nú í tjóðveldi og framsókn fingið sínar fimmogtjúgu milliónir a og tað er genialt men javnaðarflokkurin hevur gerað eina avtalu uppá ríkisveiti upp á hundrað milliónir tað er fínasta ordan men at nakrir føroyingar skuldu fáa ein lætt í at keypa ein pakka av smør tað fær mann ikki ígjøgnum inflatiónspakkan sum javnaðarflokkurin arbeiddu við upp til valið bara tjóðveldi og framsókn smílast upp á blokniðurskurðin javnaðarflokkurin fara ikki fyri smør teir fáa ikki inflatiónsaka tað er nakað við politiskum
hanhen váh ja takk fyri so
ver tað røðan aftur gerst væl ja takk fyri fólkuna ja mær vitandi so vóru øll samd um at eina inflatiónspakki skuldi vera eisini andstøðan og øll samgongdu eisini so tað er ikki nakað sum bara javnaðarflokustelli fyri men øll vilja gjølla ynskjadda og og og og tað æti at mann skar blokkin um fimmogtjúgu milliónir og tað vildi sambandið í eisini í samráðingum so tað er ikki nakað nýtt men men eg vil siga tað at at mann gjørdi tað tey kanska tí tað var einklast at gera meðan tað sum vit vit hava ofta ein góðan endanspurt so har kemur nógv nýtt og gott frá okkara síðum bíða bara
ja takk fyri og tann næsti a
viðmerkið er eytiskt harman niclasen gjørt væl úttað fyrr fyri fólkum við hana eg vil gjarna viðmerkja tað sum við hann er sjónasturna eisini sjálvur viðmerktur nú at hann hugdi at hvussu nógvar fíggjarlógini so liggur vesturi í vágum har hvar okur biður koma frá hvar okur vita gjøgnum mong ár nú hevur hann ætlan verið um at gera meira trygt tryggjarfarleið við skúlan á giljanesi sum er undir eini stóra verkætlan nú enn eina ferð verður hetta forbíkingi og okur vita okur hava ein tungan traffikkur gjøgnum alla vága kommunu flogvøllurin liggur sum sagt har vesturi traffikkurin gongur beint ígjøgnum og beint ígjøgnum skúla og øki og eg ætla at vita um landsstýrismaðurferð at nær orsaka løgtingsmæður fer at tryggja og leggja áherslu á at tað verður hugt at hesa verkætlan nú fer at tryggja eina
góða farleið ígjøgnum kommununa ja takk fyri
takk fyri fyrispurningin eytis hartman nicalsen ja hatta er eitt mál sum hevur ligið leingi á borðinum men sum ikki hevur verið raðfest av undanfarnu samgongu hon hevði møguleikan at raðfesta tað men har var ikki sett á fíggjarlógina og tað stóð einki á tal í ár ja tað eigur at raðfestast tí trygdin er eigur at koma í hásætti so vónandi fáa vit gjørt nakað við tað millum annað tað liggur á láni men har eisini onnur ting so vistuvit skuldi samla alt upp so er tað nokk so nógvir pengar vit skulu brúka men hatta er eitt av teimum málunum rundkoyring

og so er tað erhard joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina johanes joensen nemur við hett her at at fíggjarlógirnar tær vaksa og vaksa og tað er sjálvandi natúrligt tær finnast trupulleikar og avbjóðingar sum kunnu loysast við pengum tað eru tær lættu trupulleikarnar og avbjóðingarnar loysa so finnasta trupulleikar og avbjóðingar ið ikki kunnu loysast við pengum tað eru tær truplir loysnnar sum mann skal til t finna eg hugsi um til dømis ung børn sum stríðast við sálarligar avbjóðingar ogso víðari tað kann ikki loysast við at oysa pengar inn í systemir tað má loysast upp á aðrar mátar tað má loysast við at okur taka hond um tað upp á aðra mátar við fyribyrging við øðrum reformum hvat heldur johannes joensen hvussu skulu okur fara í holt við tann partin sum ikki er nemmur sum ikki kann loysast við pengum
takk fyri
ja takk fyri so er tú røðarin gjørt væltakk fyri forkuna ja men har eru joensen og eg púra samdir tað er fyribyrging mann skal hella á og ikki viðgeravist mann setur orku og tú mást seta pengar inn í fyribyrgjarpartinum so sparir tú pengarnar aftur í viðgerðarpartinum har hevur mann millum annað nú skipað eitt ráð har sum mann eisini ætlar at finna útav løgmaður ella undanfrøðsavningur hevði eisini eina ætlan við hvussu mann kundi fyribyrgja við ymiskum punktum og har meini eg eisini at mann fór í gongd mann fór í gongd við at skipa fólkaheilsustýrið millum annað við tí fyri eyga at mann skuldi eyðmerkja hvat yvir avbjóðingarnar og hvat kunnu vit gera fyri at fyribyrgja at enda í ringum støðum sum ger tað millum annað sett inn á dagstovnøkinum í skúlaøkinum tá ið og ein tíðliga ein innsatsi tíðliga tað veit mann gagnar tí mann sær í øðrum londum so millum annað tú staptist ikki undan at brúka eitt sindur av pengum á tí frontingum tað gert tú ikki men tú kanst umleggja ymiskøkir men men pengar mugu brúkast kanska brúka vit pengarnar skarpt nú vit brúka pengarnar í viðgerðarpartinum for nógv
í mun til at vit skulu brúka tað meira í rifyginkabi og kanska taka teir á viðgerðarpartinum í fyribíkingatin
og tann næsta viðmerkið er helgi apransen kersafyri forskun
johannes joensen hevur sum tingmaður brent nokks nógv fyri hesun her í fuglateljingum og havt fleiri fyrispurningar um tað og eg eri púra samdur í tí at ann manglar hagtøl og nakað mann eigur at taka upp eg prú a hugt í fíggjarlagini eg síggi ikki at at tað er nakað sett av men taðkan gott vera t tað er eg bar eiki á funda men eg síggi okkurt er onkurt játtan ir hækkað til okkara fugla kanningarstøð men tað er fyri trygdina hjá hjá fuglafrøðingini sjálvum tað er ikki so nógvu nei tú ferat spyrja hanna altso er er nakað hjáttað til tað ella ætlan mán at gera nakað við tað takk fyri
yfrú forkvinna ja tað eru stórur mál og tað eru smámál eitt av teimum sámálunum sum eg havi fukuserað uppá tað er náttúra og og og fuglar fuglalív sum eg haldi hevur stóran týdning fyri føroyar og samleikan í føroyum og fyri ter að sumútlendingar koma hyggja eftir og tað sum vit hava gleði av hvønn dag visuvit fóra út í náttúruna og tey sum ganga har og har meini eg sjálvur at vit hava gjørt for lítið og tað uppskot sum vit fingu stykt tað borgarisin fyri at vit fingu og helgi ababsen var við við í tí eisini viðgerðini at vit fingu pengar til til at telja fugl sum vit vistu hvussu fuglameingið sær út í føroyum men har manglar statvekk nakað tí at vit hava bara ein persón sum ger tað einsamallur og alt sum verður gjørt soleiðis av entysiasmu bara einsamallur tað doyr burtur til enda tí mann koyri troyttur í tí saman so har burdi mann havt eitt toymi sum skipaði allar teljingar í føroyum so og vit fáa hagtøl á økinum tí tað mugu vit hava so eg haldi atað ein týdningarmikið
tíð mál sum vit eiga at seta meira inn áh ja tað fari egat royna at gera nakað við ja takk fyri
okur viðgerða í dag fíggjarólógaruppskotið fyri fíggjaráarið tvey túsund og trýogtjúgu tað mest spennandi við hesi fíggjarlógini er kanska permann hon er flott eitt vakurt mynstur reytt við einum sinduri av bláum í so tað er gott prent í føroyum og væl úr hondum greitt hondverk sum onkur andstøðutinglimur so argani tók til fyrradagin tá ið hetta uppskotið bleiv borið niðan í løgtingið so er hetta so gott sum sama uppskot sum undanfarna landsstýrið bar niðan tað er nokk nakað um tað hetta er í øgiliga stóran mun eitt kopi av fíggjarlógini hjá farnu samgongu sum nú er andstøða her er ikki nógv væl flesk her verður ikki gjara út men hetta var eftir øllum at døma tað sum stundir vórðu til nú áðrið longu er væl í gongd og landið framvegis verður ritgeð við bráðfeingis fíggjarlógum okur byggja í stóran mun á herðanar á undanfarni samgongu tað er ikki bara ringt og tað er kanska tað sum eyðkennir eitt runt og væl virkandi samfelag at mann hevur stabil og skipaði viðurskiftur og tað ger heldur einki um mann viðurkennir tað sum longu er avrikað eisini av politiskum mótpørtum men eg kundi persónliga hugsað mær at her var meira plímma í eg kundi hugsað mær at okur fingið onkur av valliftunum inn á fíggjarlógina beinanvegin til dømis til dømis hevði tað verið hugaligari um farsóttarøki bleiv yvirtikið beinanvegin tað er ikki nógv pengar og og at tað longu nú sást á fíggjarlógini í staðin fyri at útseta tag til næsta ár og eg haldi heldur ikki at okur arbeiða nóg skjótt tá talan er um hjálparpakka til fólk sum eru serliga hart rakt av inflatiónini okur sita her í okra heiti stólum og tíðin gongur her eru garanterað embatis fólk sum hava arbeitt við hjálparpakkaloysninum í fleiri mánaðar so tað má liggja okkurt uppskot hálvgum klárt tað kann ikki passa at tað skal taka so langa tíð hetta kundi verið betri men tá tað er sagt so eru eisini glottar at hóma pengar eru settar av til at fara undir at endurnýggja strandferðsluflotan stuðulir settur av til grøna orkuskifti fiskiveiðaeftirlitið verður hert bara fyri at fyri at nevna nøkur dømir og seinni ár kemur eisini ein tillaging av tøku og veiðugjøldum inntøkur sum millum annað skulu brúkast til at fíggja ein skattalætta til lág og miðalinntøkur okur kunnu eisini fegnast um at okur hava eina fíggjarlóg við avlopi generelt er tað ikki nakað at stremba eftir tí nationalar fíggjarlógur eiga í miðal at ríða um snarið landið skal ikki samla pengar saman landið skal tátta í í góðum tíðum og djara út í ringum tíðum men tá okur eru í tí serligu støðu at danski skattgjaldarin rindar bistand beinleiðis inn á føroysku fíggjarlógina

tá mann tosar um temperatur so er absolutta nullpunktið ikki null gradir celsius men null gradir kelvin null gradir kelvin svara til minus tvey hundrað og trýoghálvfjerðs komma fimtan gradir celsius tá stendur alt stilt hvør kyknað og hvørt atom tað nullpunktið sum okur vanliga umtala tá okur tosa um veðurvind tað sokallaða frostmarkið er bara eitt relativt nullpunkt sum okur hava lagt okum og tað er altso ikki eitt absolutt nullpunkt og mann kann siga at meðan meðan okur hava vanta okum við at tað relativa nullpunktið á fíggjarlógini nokk er null so mugu okur ikki gloyma at tað absolutta nullpunktið samsvarar við støddina av blokkinum so tað hevði verið ynskiligt at avlopið í staðin fyri hundrað og tveyogfjøruti milliónir var seks hundrað og seytjan sum verður støddum á blokkinum

okur kenna tað øll mann traðkar í ein hundalort og so roynir mann at sprella við fótunum og turka upp í bøin men man fer hann ikki undan skognum aftur hann fer inn í hvørja rillu og hvørt hol

teir hava gjøgnum sýra tað føroyska samfelagið síðan heimastýrislógin kom í gildi tá mann spælar avstað og hevur nógv um oyruni so merkistað ikki men so skjótt sum mann steðgar á ella stígur inn um heima og hevur tíð at hugsavna seg so er eingin ivi hundalorturin er har enn og deymurin er ramur og tað er nakað tað sama við hesum donsku olmussupengunum hóast okur øll vita at hetta má riggast av tí tað er ikki haldbart ja so himprast fólk úti í samfelagnum og flokkarnir á tingi hava tendens at vera trekjur tað er sjónfyri søgn teir vilja helst ikki sera blokkin pengarnir kunnu altíð brúkast til okkurt

tí er tað serliga gleðiligt at hendan nýggja samgongan boðar frá nýggjum vindum hesum viðvíkjandi tí umframt at yvirtaka nøkur máltsøkir so eru okur eisini samd um at skerja blokkin við hundrað milliónum í samgonguskeiðinum so at blokkurin fer úr seks hundrað og tveyogfjøruti milliónum og niður í fimm hundrað og tveyogfjøruti milliónir í tvey túsund og seksogtjúgu og okur kunnu fegnast um at tær fyrstu fimmogtjúgu milliónirnar eru skarvaðar av longu á hesari fyrstu fíggjarlógini okur eru í dag við blokki og ikki yvir tiknum nálsøkjum umleið eina milliard frá at vera ein heilt sjálvstøðug tjóð við øllum tí sum tað ferur við sær av veldigum møguleikum ikki bara fyri at slíta nei fyrst og fremst fyri at knýta onnur og nýggj sambond sum bara sjálvstøðugartjóðir kunnu knýta fyri at melda okum inn í st fyri at melda okum inn í altjóða handilsfelagsskapur sum til dømis efta og fyri at kunna gera handilsavtalur í verandi støða beinleiðis forðar okum í at gera handilsavtalur ið fara at lyfta okum frá bara a kunna selja ráðvøru sum eitt annað menningarland til at kunna selja meir virkaða vøru við fleiri milliardum í meirinntøku tað er í grundini rættiliga ótrúligt at okur í einum hóggi ikki ofra hesa einu milliardina fáa hendan hundalortin undan skógnum fyrri í sama hóggi at fáa atgongd til aðrar og fleiri milliardir í nýggjum inntøkum men hetta var so tað sum semjas fekst um langt frá so nógv sum okur høvdu ynskt men tá mann ikki fær tað sum mann elskar so man mann elska tað sum mann fer og mann mann skal eisini duga at fegnast um teir smáu sigrarnar fimmogtjúgu milliónir um árið eru nógv meir enn einki og seinast blokkurin var minkaður var í tvey túsund og trý heili tjúgu ár síðani tey sum fóru fyrstu ferð á val nú hava til dømis ongantíð upplivað eina skerjing av blokkinum so hóast fetini kanska eru í minna lagi nú og trilvandi so kennist tað kortini sum eitn stórsigur at fara til gongu aftur eftir at okur hava staðið og andóft so leingi
takk fyri ja takk fyri so er tað viðmerkingar út
salinum ogtann fyrsti tað er helgi abramsen ger sovælfrú forkvina ørøðarin hann fegnast um permuna á fíggjarlógini og hon vísir eitt bindingarmynstur so er tað spennandi vita um hetta verur meira bindandi enn okkurt annaður verið tað veit ikki um sum sum politikkurin liggur við tí men tá kemur til bloksstuðulin altso tað er nógv tjóðveldsfólk sum at liva á feitt av honum í nógv ár so so takur meira um man kan siga nakra hundalort vist mann skal brúka sínumyndina altso tog og eg haldi virkuliga tá tá ið eg byrjaði at arbeiða í eina politisku skipan tá tosað mann um at loysa altso tá skuldi alt vekk so so kom mann til trý hudraðog seksogtrýss milliónir og avlopi minkaði sjey hundrað milliónir tað vilsiga og síðani tá hevir mann stríðst fyri at fáa at hava avlop mann hevur faktiskt havt miðal undirskot øll árini h nú veit ikki vat fimmogtjúg miliónir fer at gera men eg haldi tað at mann minkar fimmogtjúgu miliónir tað vísir bara ta at málið er faktiskt slettiki aktuelt og tað er bara onkur sum hevur brúk fyri at fortelja at vit gjørdu eittannað og tí seti mann etta talið á
eg tyki ikki at hetta broytir nakað sum helst takk fyri meg ja
takk fyri og so er tað røðarin aftur ger sovæl ja eg ja takk fyri frú forkvinna og takk fyri viðmerkingina altso eg eg haldi ati nú komi eg tankar um nú er ein nólsoyngur valdur á ting og eg kom í tankar um mylluna sum hann sær út á nólí nólsoynni hon bleiv sett upp einaferð í fyrsta aftaná ød aldarskifti haldi eg og hon mól nakrar ferðirnar og eg eg sá hanna mala eina ferð í tvey túsund og trettan og so er hsíðan hevur hon staðið still og eg hugsaði nemiliga um tað tá eg tá eg skuldi hugsa um hvat egskuldi siga at tá hið tað svarar eitt sindur sum at vist ikkig knappliga fór upp mat morgun og sá myljuna í nólsoy mala aftur bara bara eitt lítið sindur tað hevðiverið nokk til at at eg fekk eitt sindur av tlfresis
úr tí takk fyri ja takk fyri og so er tað
celji holm johannesen ger sovæl men eg skilji væl at lingeidesgaard er glaður tí attjóðveldið hevur fingið eina góða avtalu hundrað milliónir skerjing heta er fyrstu ferð við tjúgu ár heta er einan ordiliga stór stór hending og eg hoyri atframsókn vil eisini vera við og nú vear tað ein siður fyri bæði tjóðveldið og fyri framsøknu men eg spyrji sjálvandi hvar hvar hhvar er javnaðarflokkurin í øll hesum her hvar er teirra siður í fíggjarlógar uppskotnum her teir hava ikki fingið fyri smør upp á infilatión ella nakað so at ein siðrerda fyri tjóðveldið

takk fyri so er tað erling eitt skot aftur gjørt til tað ja takk fyri sum eg segði í røðuni eisini so eri eg eisini øgiliga ónøgdur við við hvussu kann mann siga tey sosialu átøkini sum mann sær í hesari fyrstu fíggjarlógini tí at okur vita at tað eru fólk sum hava hava tað hart av av inflatiónum og og hekkaðum og oljuprísum og vátur blivur dýrari matur og so víðari at eg haldi at mann mann gevur sær í so góða tíð til at at at koma við eini hjálparpakka til tey sum troyggja til tað
ja takk fyri og so eru tað ikki fleiri viðmerkingar á salinum og tann næsti at røða er hann sjógv thomsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna tað er blivið diskuterað upp í ammer og hvør um hvør eigur hvat í hasum fíggjarlógar uppskotinum og ella hvør hevur sett sínum fingramerki hvar og hvør hevur útkrámað hvat tað kennist atst ett sindur meira háttlil tað skal eg standa her sum samgongulimir og slaga verja nakað sum í veruleikanum er barnið hjá andstøðuni men sum teir kritisera tí ókey ein so lítlan part av onkur hevur eisini sett ella gjørt viðmerkingar til atat javnaðarflokkuin hevi fingið so lítið burturúr ogtað hava fleiri viðmerkingar verið um tað at tað passar og at høvuðsmállin hjá javnaðarflokinum ikki kom við i íhesa fíggjarlógina men hetta er so fyrsta fíggjarlógaruppskotið hjá hsamgonguni og sum havi sagt sohvereingin loyna at grundarlagið undir uppskotinum er fíggjarlógaruppskotið hjá fráfararandalandsstýrið og har flestu raðfestirnar sum ganga aftur tað eru tó nakrar nakrar avgerandir munir har hendan samgongan hevur sett síni fingramerkir í búskaparfrágreingini heysti í tvey túsund og tveyogtjúgu og ivaleystu flestu búskaparfráigreini yvirhøvur síggingarbúskaparráðið mælir til at førdi fíggjarpolitikkurin eigur at verða haldførur bæði í løtuni og í longdini og tíverri er tað nakað okur at duga serliga illa í føroyum í gjár varð so ein sokallaður ráðstevnufundur í løkshøll í runavík har ein sfrøðingur vísti á hvussu okur í føroyum søguliga bara havt ein parametur at stýr eftir og tað er av landskasska javnvega við null tí finst búskaparráðið í hestfrágreiðingini eisini at at okur hóast hesar góður tíðir hava havt undirskot í bæði landskassa og kommunukassan búskaparráðið sigur eisini at avleiðing av verandi fíggjarpolitikki kann vera at hetta ættarliðið kemur at binda komandi ættarlið við skuld orsaka orsaka manglandi haldføri í fíggjarpolitikkinum einogtretivundu forsetini usa hórberd hugur hann umskrivaði eitt vert í mateesareymakelji eg gangi út frá nøkrum tin kenna tað men hann sigur so at sælið er hini ungu tí tey skulu arva landskassan skuldina og tað hevur tíverri verið politikkurin í føroyum at skumpa bra ela forðingarnum ela trupulleikarn undanokum sum sleppa frá at loysa avbjóðingarnar nú eru inntøkumetingarnir so hækkaðar við hundrað og hálvfjerðs miliónum so tað kundi verið lætt at lata seg freista brúkt nakrar av nógvum milliónunum og tað skoyrta so ikki upp á øki ið kundi brúkt meira í fígging um tað skuldi verið eitt er so at hóast inntøkumetingarnir eru hækkaðir milliónum og yvirskotið hjá fráfarna landsstýri var tólv milliónir so er yvirskoti í hesum uppskotinm hudrað og einogfjøruti milliónir ella nakað væl minni eftir hundrað og tveyogfýrs milliónirnar sum hann so kundi rokna við munurin er tó rættiliga einfaldur tað er vaska eit sindur av sminku av gamla uppskotunum so annars annars spunnar og kendar útreiðslur ikki var við nú eru tiknar við og so hava eg fullar lønarframskrivingar frú forkvinna týdningin av at hava eina rættvísandi fíggjarlóg burdi eingin ivast í so upp á tann mátan er hendan helst í lagi tí at allar væntaðar útreiðslur skuldu verið við og okur sleppa tí undan at koma við eykajáttanina av hesi orsøk men hóast fíggjarligt haldføri sjálvandi hevur alstóran týdning so hevur yvirskot eitt til vildarligt ár einki við fíggjarligt haldføri at gera tí tað skuldu størri formar til men e nút skulu eisini liva beint nú tí heldur ikki gloyma at hher føroyingar er í rættiliga stórum tali ið hava trupult við at fáa endarnar at røkka saman og nógv bendir tíverri á at nógv avokur v børnum liva í fátækravága og at talið á teimum veksur

gjárkvøldið vóru eisini umboð fyri fakfeløgini sum í teirra framløgum og viðmerkingum funnust at at einki stendur um hjálp til fíggjarligar sperdar familjur í hesum fíggjarlógaruppskotinum fyri at styrkja um boðskapin varð ein endurgevingur og eini teknifilmi brúkt sum segði at einki ódjór er meiri ræðandi enn manglandi samhuðu eg má tíverri geva teimum rætt tað kundi verið nógv meiri samhøðu við hesum børnum og føroyingum annars ið stríðast fyri at fáa endarnir at røkka saman uttan at tey sjálvi hava nakra skyld í at støðan er sum hon er arbeiðið er tó í gongd at finna ein leist at veita teimum hjálp og tað hevur tí sjálvandi mín áat hana á landsstýri at skunda undir hetta arbeiði so nógv gjørligt

men eg kann eisini gleðast um at tað er ikki heilt eingin samrøðu við føroyingum í ið av onkrari so orsøkur er komin illa fyri og ta msum eg eri uppvaksin í útjarðinum í føroyum og tí eisini a vera brennandi ynski um at javnseta allar føroyingar óanse hvar íð føroyum teir búgva gleði tað meg serliga nógv at okur í summar fáa eitt trygt i a lisuviðgerðartilboð í suðuroynni soleiðis at teir suðuroyingar eg havi brúk fyri tialisuviðgerð sleppa undan at ferðast til havnar fleiri ferðir um vikuna við teimum avbjóðingum taðnum einaferð so frúforkvinna sum ein rættiliga óroyndur partur av eini nýggjari samgongu hevði viljað at nógv fleiri øku vórðu raðfest í hesum fíggjarlógaruppskotunum men í havandi hug at tíðarfreistur sframvegis umframt at fíggjarligur politikkur verður tikin í álvara so er heta ein fíggjarlóg kun an liva við treytað av at nakrar av teimum avbjóðingunum okur hava samfelagnum verða tiknar
upp sum skjótast takk fyri ja takk fyri og so er tað viðmerkingar út í salinum og eykun samuelsen
er tann fyrsta til at viðmerkja ger so væl takk fyri frú forkvinna ja eg fari at ynskja hans jaku til lukku við sínari fyrstu røðu at hann hevur gjørt viðmerkingar fyrr og tað hevur hann verið góður til og hendan røðan var sera áhugaverd serliga hugleiðingarnar um hetta her við at yvirskot á fíggjarlógini í eitt ár tað hevði ongan týdning sum so tí tað er jú tað langa strekkið kann mann siga sum sum tað snýr seg um og tað er viktigt at mann líkasum før politikk tann rætta vegin tí tað tekur tíð tað var
sera áhugavert at hoyra takk fyri
takk fyri og ger so væl takk fyri egnu samuðsøgn og so kann mann siga at summi hava funnist at at henda fíggjarlógin at tú gongur seint í arbeiðinum men hon náddi so niðan tingið áðrenn eg náddi upp á henda pallin

dómsin á løgtingi og ger so væltakk fyri frí fólkum og takk fyri heilsadarfólkum tá tú ert bestin og ja tað sker í hjarta tá mann hoyrir søgurð um fólk sum standa í dýrast neyð faktiskt og og og tað er at vera javnaðar politikkur at hjálpa eftir fólkum og tað gleðiliga er so at eftir viðmerkingum av tøma sum hava verið í løgtingi í dag so er eitt stórur partur av andstøðuni hvussu er sinnnaður at hjálpa við at
finna loysnir har takk fyri ja takk fyri
og so er tað eirikur jacobsstovi gersovæltakk fyri frú forkvinna ja eg vil takka hansjaku fyri eina góða røðu h so hugsaði et líka spyrja at vit hoyra í tingsalinum nú hesa løtuna ati tjóðveldsflokkurin hevur tapt tí at hetta málið um blokkin tað er púra óaktuelt og tað er so lítið ha nei vit vit vit teirra báðar vegir og so hoyra vit samstundis at hetta málið slekkist aktuelt og so hoyra vit úr hinum endanum á saðlinum at tað faktisk eru tjóðheldsflokkurin og framsókk sum hava vunnið altso hava vit øll tapt sum nú sita í samgonu
tað var tað var tað suma mín spurningurja takk fyri og so er
hansjacub thomsen sum fær orðið ger sovæl ja takk fyri eg haldi at túku hava øll vunnið okur hava fingið eina vinstravenda reyða samgongu orsaka orsaka framsókn men har viður sagt at sjálvandi kridisera okur at her her eru nøkur stórur ting sum javnaðarflokkurin ikki vur fingið við í h hetta fíggjarlógaruppskotið men tað merkir ikki at tey ikki koma og okur ikki fara at vinna meir so vónandi koma tey heilt skjótt og tað kann eg so biðja landsferi enn einaferð um at
orðna skjótt takk fyri ja takk fyri og tann síðsta viðmerkja tað er
so khristianna vinter poulsen ger so væl ja takk fyri frú forkvina eg fari eisini at takka hansjaku thomsen fyri eina eina standandi góða og hugsjónarliga áhugaverda røðu har hann júst gjørdi greitt hvussu viktigt tað er at at vit arbeiða við teimum røttu javnaðarmálunum fyri at fáa samfelagið aftur á gós hansjaku thomsen hann nevndi nógv av teimum stóru málunum sum javnaðarflokkurinfór fór til væl við sum sum ikki nervenduvíst eru at síggja í hesari fíggjarlógini hvat fyri málið av teimum stóru málunum heldur hansjaku homsen hava størst skund í í komandi ári í at fáa á skrá í tvey túsund og fýraogtjúgu
ella so skjótt sum gjørligt takk fyri

heilt skjótt takk fyri ja takk fyri og tann næsti at røða verður árni skoli ger so væl
tøl hava verið sjonguleraðir aftur og fram og tað verður nógv tøl ein kensla sum eg eitt sindur siti við sum havi gingið eitt sindur ov tungt uppá í dag tað er at vit snakka um stórtøl vit snakka um milliardir og so snakkau vit um øgiliga smátøl samanborið við tvey hundrað túsund krónur til okkurt ella hálvtrýss túsund krónur til okkurt og spektir í hesum tølunum blívur so stórt at eg má siga akkurát sum er at eg viðhvørt havi eitt sindur ringt við ordiliga at fáa kontrol á hasun vita hvatð er sum veruliga hevur týdning og hvat í veruleikanum eru bakatellur sum faktiskt ikki eftir mínum tykki burdi hoyrt heima í diskussiónini um fíggjarlógina tað vísir seg øgiliga ofta at tey sum koma upp her av tí at tað eru so broytt spektir so kann mann velja at fara mann kann velja at fara eftir nøkrum ávísum tiltøkum ella prioriteringum ella mann kann velja at snakka um nøkur eitt sindur størri ting sum veruliga hava týdning fyri okkara land

tí hevur tað í veruleikanum týdning um eg gleðist um at tvær milliónir eru farnar til vørn at styrkja í mun til um vit brúka seks komma sjey milliardir ella seks koma og átta milliardir

hatta er bara ein sovoð in opservatión sum eg havi gjørt tað er ikki nakað liðugt endaliga a hugsað so nú fari eg hopp í akkurát har sum øll hini hava verið og fara til nøkur ting sum eg havi noterað mær fyri tað mesta so eri eg positivur um hesa fíggjarlógina hetta líkist øgiliga nógv tí fíggjarlógini sum vit løgdu fram og tó so eg hon ikki heilt líka

onkur hevur sagt at inntøkumetingin haldi at tað er fíggjarmállarárin hjá okkum sum sagt tað er sirka hundrað og fýrs milliónir hægri og hálvfjerðs ókey so eru tíggju miliónir skeivt har eg dugdi haldi at lesa onkustaðna í tekstinum at vit spara inisi fimmogtjúgu milliónir bara upp á olju í mun til ta fíggjarlógina sum var eg haldi at rentan gevur okkum ein tretivu miliónir meir eg haldi eg síggi at tjaldur er inni við sekstan milliónum sum ikki vóru inni áðrenn ø og eg síggi at resultatið er á leið hundrað og fjøruti milliónir men tað má betýða at umleið hundrað milliónir meir eru brúktar í hesari fíggjarlógini enn tar vóru í hinari vissu hasir tølini passa

og at tað eru so ræðuliga stórar broytingar tað haldi eg g haldi eg tað ikki vera og sum fleiri røðarar hava verið frammi við her tað at hava eitt yvirskot bara fyri yvirskot is skild er ikki er ikki nakað sum er sum eg eg haldi vera neyðugt tað eru tó nøkur ting sum eg gleðist um og hetta verður kanska tey ættasta benkin sum fara at gleðast saman við mær eg gleðist eisini um niðurskurðin í blokkinum eg fegnist um tað tað er gott at vit aftur eru eitt fet nærri at vera økonomiskt sjálvbjargin tað gleðist seg um

eru nøkur mál sum hann ætlar at yvirtaka millum annað lofferðsluna vitaverki og farsettarøki og eg veit ikki hvat tað vil betýða men tað vil sannlíkt eisini betýða at blokkurin vil verða redroseraður nakað øllum førum er tað ein kjansur fyri at tað fer at gera tað so so tað fegnist eg eisini um tí eg fegnist um tey stigini sum vit taka ímóti sjálvstýrisleiði ella ímóti tí at vit vera økonomiskt og at vit klára og kunnu stýra okkum sjálvum tað fegnist eg um sum eg segði eg fór sjálvandi at hyggja eftir tí partinum av hesum fíggjarlógaruppskotinum sum eg varaði av áðrenn hendan samgongan tók við og eg síggi at millum annað børn hevur fingið tvær milliónir ella mann sigur tvær milliónir okkara uppskot hevði nakað inni eisini til at styrkja um eftirlit og tað er gleðiligt tað er gleðiligt og tað er gleðiligt tí at tað vórðu røddu frammi um at mann ætlaði at gera nakað sum var øgiliga drastiskt men tað sær út til at mann hevur jarðað tað við hesum hesari framløguni av fíggjarlóginm tað sár út til at mann ætlaði sær at kubba við russland og at mann ikki ætlaði at forseta í barensavinum men tað sær út til at tað hevur mann lagt á hillina við hesari framløguni av fíggjarlóguni og við formansins loyvi kann eg sleppa at lesa et sindur burturúr fíggjarlógini

at røkja føroysk áhugamál í nevndu tállsamgongulondum og ukraina og støðugt virka fyri at tilgongdin framímóti betri og meir fjøltáttari marknaðaratgongd og fríhandilsavtalu verður hildin á rættari kós

og tað stendur at virka fyri at bøta um marknaðaratgongdina annars hjá føroyskum útflytarum bæði í russlandi og hinum londunum ið nevnd eru omanfyri og hini londini sum eru nevnd omanfyri ósotsitatliðugt hini londini sum eru nevnd omanfyri eru óráasiatiska samgongan hvítarussland og sovíðari so tað gleðist eg um at mann hevur lagt ta diskussiónina afturum seg og mann hevur parkerað tað um mann hevur tikið støðu til at halda fram upp í barenshavinum

annars kann eg vera bangin fyri sum onkur annar røðara eisini hevur verið inni á at hetta er eitt sindur eina søtu viðgerð av eini fíggjarlóg tí at sum samgongufólk siga so er tað nógv ting sum mann ætlar sær men mann hevur ikki havt tíð til at koma við tí í sambandi við hesa framløguna á fíggjarlógini tað vil siga at vit kunnu vænta at tað koma tiltøk átøk í tingi í vár í summar sum fara at kosta pengar sum sletti ikki standa í hesum fíggjarlógini sum vit nú viðgera og tað haldi eg er eitt sindur men sjálvandi tíðin hevur verið stutt og sum eg sigi generelt ella í høvuðsheitum eri eg positivur og vóni at tann viðgerðin sum fer at vera fer at gera at onkur ting verða flutt eg var ein nólsoyingur sum helt eina fantastiska røðu helt eg og sum legði onkur ynski fram sum hann øgiliga gjarna vildi hava við og eg skilji hann væl

tí eg má siga líkasum hann sum beundri tað sum ovi gjørdi í sínari tíð
ja takk fyri og til kunning so tá ið tað er eitt lógaruppskot sum er fyri so nýtist man ikki at biðja um loyvi at lesa úr sjálvum uppskotum tá er mær altíð vælkomin til at lesa so er tað liljan weihe gerst væl
hvussu kóka vit fýra hundrað og fýraoghálvfjerðs síður niður í eina røðu upp á tíggju minuttir eg kann siga tað fíggjarlógaruppskotið tað er søgan um at byggja herðarnar hjá teimum sum undan fóru samstundis sum vit nú broyta kós og so er tað eisin eitt sindur um týdningin av einum heilt serligum seymi tað ber ikki til at taka allar tættir upp sum eru í hesum fíggjarlógaruppskotunum og flestu tykkara tit kenna eisini innihaldið tí uppskotið er lagt fram ikki færri enn tvær ferðir og eri eisini ein av teimum síðstu røðaralistanum so eg skal ikki troytta tykkum alt for nógv men eg vil brúka nakrar minuttir upp á mótpólarnar ítrótt og rúsevni

vit brúka í rundum tølum einar tretivu milliónir krónir upp á rúsdrekka og rúsevnisviðgerð umframt fyribyrging umvegis fólkaheilsustýri og so styrkja vit í hesi fíggjarlógini taks við næstan trimum milliónum krónum til rúsevnaeftirlit og hetta er heilt víst væl givnir pengar tí at vit hoyra javnan um at rúsevnisnisnýtsla er ein vaksandi trupulleiki í føroyum og vit skulu sjálvsagt fyribyrgja at rúsevnið yvirhøvur koma inn í landið hjá okkum og vit skulu sjálvandi eisini hjálpa teimum sum eru komin illa fyri av hesum men vit mugu eisini fyribyrgja at okkara ungdómir yvirhøvur kemur í samband við rúsevni og har hava felagsskapur stóran týdning eg gleðist tí um at ítrótturin hevur fingið eina størri játtan í mun til undanfarin ár ítróttasamband føroya hevur fingið eina millión krónur afturat til sítt virksemi ísf umboðar fimtan túsund ítróttafólk í hundrað og tjúgu feløgunum og fýraogtjúgu ítróttagreinum kring landið trýutrýss prosent av okkara børnum og ungu íðka ítrótt og tað merkir at vit í føroyska ítróttinum hava rúm fyri bæði breiddini samstundis sum vit hava ppfóstrað úrmælingar innan fleiri ítróttagreinar ítrótturin styrkir fólkaræðið vit møtast tvørtur um sosialar klassar bakrund ug førleikar í feløgunum kring landið ítrótturin er heilsufremjandi bæði sálarliga og kropsliga og so er ítróttur við til at fyribyrgja at okkara ungdómur endar í óføri til dømis í rúsevnismismýsi og kriminaliteti tí er tað eisini mín vón at vit í hesum vælskaeiðnum fara at fáa eina breiða semju um at hækka játtanina til ísf munandi og gjarna við meira enn einari millión longu í hesi fíggjarlógini ítrótturin er eisini vinnufremjandi okkara landslið og úrmælingar marknaðarføra okkum sum tjóð úti í heimi samstundis skapa skaparítrótturin altjóða kappingar í føroyum og tað gevur virksemi í føroyskum ferða og tænastuvinnuni ofta í lágárstíð tá ið ferða og tænastuvinnan annars er í tvala og tað leigir meg yvir á næsta øki sum eg fari at umrøða ferðavinnan er vaksandi og skapar arbeiðspláss kring allar føroyar trupulleikin er tó at ferðavinnan er rættiliga tengd at háárstíðini sum eru frá syrka mai til septembur og nú plaga fólkini her í salinum ofta at tosa um at vinnan skal hava tryggar karmar at virka undir og tað ynski eg eisini fyri ferðavinnuna og ein stórur partur av loysnini upp á tað tvinnuferðavinna í løtuni eru mettu inntøkurnar frá vinnuferðavinnu trý hundrað og trýss milliónir krónur um árið men hetta kann vaksa nógv um vit geva hesi vinnunu góðar karmar at virka undir og tí er tað gleðiligt at vit eisini fara at raðfesta vinnuferðavinnu ráðstevnur fundir og størri tiltøk sum eisini eru í lágárstíð tá ið vanligu ferðafólkini ikki ferðast til føroyar hetta skapar støðugt arbeiði í vinnuni og hækkar um tænastustøðið eisini eru pengar settir av til at savna inn hægtøl um ferðavinnuna so vit og eisini vinnan fáa betri vitan at taka avgerðir út frá ferðavinnan ger okkum eisini meira tilvitað um okkara egnu mentan ferðafólk vilja uppliva føroyska list føroyskan tónleik og ikki minst føroyskan mat eg fegnist tí eisini um at vit í fíggjarlógini raðfesta skapandi vinnurnar tónleik og film fmx fær eina hálva millión afturat til at marknaðarføraføroyskan tónleik uttanlands filmshúsið færa eisini meira eisini er hálv onnur millión sett av til at økja um tilvitskuna um føroyska matframleiðslu og tað er sjálvandi gott fyri føroyska matmentan yvirhøvur eri eg nokk so stórur fjeppari av ferðavinnuni sum um hon sjálvandi verður umsitin rætt er ein sera inklusiv vinna øll sum hava áræði og hugflog hava atgongd til vinnuna vinnan er ikki avmarkað av stáli kvotum ella geografi og eisini við javnstøðubrillum er hetta ein góð vinna tí her síggjast fleiri kvinnur í til dømis leiðslustørvum og nú eg nevni javnstøðu so verður hetta økið eisini raðfest í fíggjarlógini peningur settur av til savnað inn meira vitan um hetta økið og kvinnuhúsið við harðskapsmóttøku er raðfest

nú segði fyrst í røðuni at hendan fíggjarlógin byggir á harðarnar hjá tykkum sum sótu í samgongu í heyst til dømis hugsi eg at vit øll fegnast um at fleiri bústovnar byrja sítt virksemi í ár men eg isegði eisini at nú broyta vit kós og tað sum eg eri mest errin av og glaðfyri í fíggjarlógini tað finnst ikki í nakrari játtan tað finna vit í grein tjúgu sum eru inntøkurnar á fíggjarlógini á síðu fýra hundrað og fimmoghálvtrýss rættiliga ættarliga í uppskotinum har síggja vit at ríkisveitingin verður lækkað fyri fyrstu ferð í yvir tjúgu ár fimmogtjúgu milliónir krónur í ár og eisini komandi ár so vit samanlagt minka blokkin við hundrað milliónum krónum í hesum valskeiðnum harumframt eru fleiri yvirtøkur ávegis tann fyrsta farsóttarøkið er longu komin í tingi og hetta gera vit samstundis sum vit megna at hava eitt fornuftigt yvirskot og ikki í ovfara kæti brenna allan peningin av í einum tí soleiðis tryggja vit haldføri og so er tað einda søgan um seymin tjóðsavnið fær í hesum fíggjarlógaruppskotinum eina serliga játtan á tvey hundrað túsund krónur og hetta hugsið er ein av teimum minstu upphæddunum sum er í fíggjarlógini men við hesum tvey hundrað túsund krónunum fer tjóðsavnið at átaka sær at innflyta og selja heilt serliga seymir til føroyska bátin hendan lítla upphædd er soleiðis við til at tryggja føroyska bátin sum nýliga kom á unesku listan fyri siðja arv norrøni súgubygdi báturin sum gjøgnum øldir er lagaður til føroysk viðurskifti sum vit nú hava okkara heilt egna føroyska bát føroyski báturin sum hevur havt so stóran týdning fyri liviumstøðurnar í føroyum hann hevur verið áliti í fiskiskapi og veiðu og at flutningstóli millum bygdirnar áðrenn oyggjar og sunn gjørdu gjørdust gjøgnum hola av tunlum og nú verður báturin mest brúktur til frítíðarítriv og sjálvandi til okkara tjóðarítrótt kappróður so við hesum her tvey hundrað túsund krónunum varðveita vit vitanina um bátasmíð sum hevur verið ført víðari frá einum bátasmiði til annan í øldir men laga eftir umstøðum og brúki og soleiðis kann søgan um hendan bátaseyðin førast yvir á hesa fíggjarlóg hon er tillaga umstøðunum og í komandi fíggjarlógin hjá hesi samgonguni fara vit at síggja at politikkurin og raðfestingarnar verða broyttar til tað betra halda vit og eg hugsi at hatta var seinasti naglig í hesi
røði takk fyri ja takk fyri og so er tað viðmerkingar og helgi
hevur ræðað fyrstu viðmerkingina at gera so væl fyri forsøkuna at nú nevnir eg røðan aftur at hon hevur áhuga fyri ferðavinnuni og møguleikar har eg fari at spyrja hana hvat hon heldur í tí samband um tað at landsstýrismaðurin í samferðsmálum hevur arbeiðivís með eina ætlan um at ferðafólk skulu rinda tríggja ferða at sigla við at koyra

ger so væl lilja weihe takk fyri viðmerkingina helgi abrahamsennú er tað soleiðis at eg komi úr einum starvi úr ferðavinnuni og og tað er eg haldi tað er ókey at mann ger eina differensering ímillum føroyingar og útlendingar tá ið tað kemur til samferðsluna tí at vit hava sæð tað til dømis umborð á tyrlunum hjá atlantsflogi at útlendingar hava upptikið pláss umborð á tyrlunum soleiðis at tey sum búgva út oyggj ikki hava pláss umborð á tyrlunum tá ið eg ferðist uttanlands so betali eg eisini meira fyri at koyra bæði yvir um stórabelt og brúnna til svøríkis til dømis enn danir sum høvdu havt eitt hvat kallar mann tað bropis høvdu havt so eg haldi faktiskt tað er ókey at mann differentiarar prísin men eg skal ikki siga um mann skal trífalda prísin tann spurningin havi eg ikki hugsað
nóg negvnt um enn takk fyri og so er tað
kristianna vinta poulsen gersuvæl takk fyri ja frú forkvina eg fari at takka liljin weihe fyri eina eina eina standandi góða røðu har hon kom víttum kring í øllum teimum spennandi og góðu raðfestingunum sum sum eru gjørdar á fíggjarlógini sum liljan weiðe sjálv segði so hevur hon stóran áhuga í ferðavinnum og tann áhugan havi eg eisini eitt sum er lutfalsliga nýtt í føroyum tað er hetta at raðfesta vinnuferðavinnu tað kundi hugsað mær kanska at liljan weie segði nøkur orð um hví tað er á júst
tí ferðavinnan skal raðfestast takk fyri
fyri og so er tað liljan veiði ger sovæl takk fyri frú forkvina hvinnuferðavinna er soleiðis at at tey ferðafólkini sum koma her á ráðstevnur fundir ítróttartiltøk og annað tey leggja nógv fleiri pengar eftir sær ferðafólk um dagin enn vanligir turistar gera fleirfalda ímillum tríggjar til fimm ferðir so nógv per dag leggja tey eftir sær og vit hava jú hoyrtfólk tosa um at vit muga royna at tálma talunum á ferðafólkum í føroyum og ikki tí haldi ikki tað er heilt rætt men hinvegin so haldi eg tað er ordiliga gott at mann hugsar um at tey ferðafólkini sum koma hendan vegin leggja nógvar pengar eftir sær og tá fær mann at
sum meira fyri minni takk fyri og tann næsti at røða er christianna vintar poulsen gerst væl
ja nú er dagurin farin at halla og hetta orðaskifti hevur verið drúgt sum tað altíð er undir fyrstu viðgerð av eini fíggjarlóyg og orðaskiftihús núsi um mangt og hvat og sum onnur hava sagt so haldi eg at tað er verið eitt seðiligt orðaskifti rættiliga konstruktivt haldi eg í mun til onnur orðaskifti eg havi hoyrt og tað er sera gleðiligt at bæði andstøða og samgonga kenna seg aftur í uppskotinum og fagna stórum pørtum av innihaldinum tí saman eru vit sterk sum yvirskriftina á okkara samgonguskjali ljóðar eg fari at tosa eitt sindur um tað grøna orkuskiftið fyrst hesum taka vit øll undir við og vit eg rokni við at vit øll eru samd um at vit skulu gera okkum leys av oljuni so væl og so skjótt sum yvirhøvur gjørligt spurningurin er so hvussu hetta skal gerast her er nógv arbeiði í gongd og í dag so er ein ørgrynna av tilboðum og møguleikum fyri at velja alternativar orkuskipanir og tað kann vera sera torført fyri einstaklingar at vita júst hvørja loysn tey skulu velja tað er jú rættiliga nógv tilboð og tí er tað sera gott at landsstýriskvinnan í orkuumhvørvismmálum hevur raðfest eina óhefta orkuráðgeving her er talan um eina óhefta brúkaravegleiðing í orkuspurningum og henda vegleiðingin hon skal veitast einstøklingum feløgum um orkugóða bygging orkusparing og grøna hitaloysnir fyri sethús og størri bygningar avgjørt eitt sera gottein sera góð raðfesting sum fær okkum nærri tí ella longri í mun til tað grøna orkuskiftið og so er tað eisini onnur góð átøk hjá samgonguni til frama fyri grøna orkuskifti til dømis so er tað ein játtan at útvega nýggja vitan og royndir um alternativar grønar orkumøguleikar og hetta er so enn játtan sum kann verða brúkt til kanningar og til praktiskar royndir harumframt so er er eg raðfest at eini tjúgu bygningar hjá landinum sum eru í naranni av tinganesi skulu leggja um til sjóhita aftur ein eitt arbeiði fyri at gera okkum leys av oljuni og at føra okkum longur fram á leið í orkuskiftinum so sum heild so er nógví gongdá orkuumhvørvisoygginum og meira fer at koma tað gleða vit okkum til eg fari at siga eitt sindur umraðfestingar á barnao útbúgvingarøkinum tað er gott at síggja at sernám fær hægri játtan hetta er sanniliga tiltrongt og hetta snýr seg um ráðgeving og tænastur til børn og ung á økjunum teimum sum tørvar serliga ráðgeving dag ov dagliga so hoyra vit um ta sváru støðu summ børn og ung við serligum tørvi eru í og ikki minst ta sváru støðuna sum teirra foreldur eru í so vónandi so geri landsstýrismaðurin á barna á útbúgvingarøkinum eitt stórt arbeiði fyri at geva gera umstøðurnar hjá hesum menniskjum betur og so vil eisini nevna at hetta at skúlagarðurin úti á skúlanum á trønni verður dagførdur tað er sanniliga eisini hart tiltrongd tað mugu vit øll sum onkntíð ganga framvið har sum sum síggja síggja tann skúlagarðurin vera samd um vitan er sanniliga eisini føroya gull og tað er neyðugt at gera alt fyri at hava væl útbúgvuð og væl upplýst fólk tað haldi eg at vit sum heild hava megnað men tí er tað ótrúliga gott at síggja at kappuss á frælsinum er raðfest við sjeyogtjúgu mili ónum krónum høluðsviðurskiftini hjá fróðskaparsetrinum hava í longri tíð verið vánalig og setrið hevur verið spjatt kring býin so kampus á frælsinum tað er ein spennandi og neyðug verkætlan sum hevur verið sera leingi ávegis við at kunna savna virksemið hjá fróðskaparsetrinum á frælsinum so verða karmarnir hjá setrinum og har við møguleikarnar fyri gransking og fyri útbúgving til okkara ungu fólk og eldru fólk eisini munandi betri enn í dag og tað er einas standandi av øðrum raðfestingum á barnaogútbúgvingarmálum útbúgvingarøkinum er ein uppraðfesting av virkseminum hjá námi og hetta er neyðugt nú eri eg nú undirvísi eg í mínum borgarligam yrki á glasi og eg síggi hvussu mangul hvus tað er við tilfarið á føroyskum á í øllum evnum tað ertað er eitt sindur av av undirvísingartilfari føroyskum men annars er tað mesta av donskum eg má staðfesta ataltso næmingarnir har úti hava verrjiog verri við at lesa og skilja danskt og tað haldi eg ikki er ein ein gongd leið yvirhøvur men eg kann staðfesta tað at tað at undirvísingartilfarið er so mangulfult á føroyskum tað er darvandi fyri hvat tey fáa burturúr so eg haldi tað er gott at vit raðfesta undirvísingartilfar føroyskum tað átti at verið ein sjálvfylgja men tað hevur ikki verið nóg høgt raðfest og eisini eiga vit ikki at gloyma í hesum í hesumarbeiðinum tey nógvu sum búgv er men sum ikki hava føroyskt sum móðurmál her er eisini eitt stórt arbeiði at gera við at framleiða tilfar til teirra so at tey fáa møguleikar til at ogna sær tað málið og fáa atgongd til tað málið í tí nýggja í teirra nýggja heimlandi so ja eisini her er nógv arbeiði at gera og so havi eg hug at siga eitt sindur um námsfrøðingar tað er ein flokkur av námsfrøðinguna afturat sum verður tikin inn og hetta er ikki nokk tíverri so hava vit í alt for nógv ár vit hava forsønt at útbúgva nóg nógvar námsfrøðingar hetta skuldu verið gjørt í nógv størri munaenda enn tað hevur verið gjørt og í dag so hoyra vit tíverri dagliga um tað stóra trotið av starvsfólki á dagstovnaøkinum bæði tá i tað viðvíkjandi dagstovnaøkinum og eldraøkinum so er starvsfólkatrot eitt orð sum verður brúkt tað er so ikki ársins nýggja orð men tað kundi tað verið tað verið nógv nevnt bæði síðsta ár sikkurt eisini í tíðini undan men tað er mín vón at fíggjarnevndin og tingi taka lógvatak og finna ta neyðugu fíggingina fyri at fáa minst tveir nýggjar flokkar av námsfrøðingum ígjøgnum hetta er alneyðugt hetta fyri at geva okkara børnum tær bestu umstøðurnar og fyri at geva starvsfólkunum á økinum betri arbeiðsumstøður og sjálvandi fyri at hava ja fyri at hava so góðar góðar umstøður sum gjørligt har eg hoyri mótargumenti tað tekur nógv ár at at útbúgva námsfrøðingar og tørvurin í dag er augultur ja eg eri samd men sum sagt so hava vit í alt ov nógv ár for seint etta øki tíverri og tað verður sanniliga eisini í framtíðini tørvur á námsfrøðingum so vónandi verðuri verða verður fígging funnin til minst tveir flokkar afturat so havi hug at nevna hetta við eini styttri arbeiðsviku tað fer eisini at gera arbeiðsumstøðurnar á dagstovnaøkinum meira lokkandi

starvsfólkatrátiðr eisini í eldraøkinum og eisini her krevjast loysnir eitt nú heimildir til at bjóða løn undir útbúgving arbeiðið er ikki alt og ein meiningl frítíð umframt tann neyðuga hvíldin eru eisini neyðug fyri eina góða tilveri hjá menniskjanum og tí síggi fram til at viðgera uppskotið um einar sjeyogtretivu tímar arbeiðsviku hetta lógaruppskotið verður í løtuni fyrireika og eg síggi fram til at tað fer at koma í viðvíkjandi heilsumálum so megnaði landsstýriskvinnan tað sum eingin gjørdi undan henni at fáa staðfest eitt dialistilboð í suðuroy og hetta veit eg at bæði suðuroyingar og øll vit onnur eru óalmindiliga glað fyri læknavaktin verður styrkt hetta til frama fyri menniskju við sálarsjúku hetta er eitt tilboð sum hevur verið neyðugt leingi fólk hava eftirlýst tað leingi men tað tað hevur tikist at tað tekist sum um ta verið øgiliga ringt at fáa organisera men nú sær tað út til at koma og tað eri eg ótrúliga glað fyri og fleiri við mær so er tað kommunulæknaskipanin sum skal betrast tað er eisini eitt øki sum mann hevur hoyrt nógv um har ið fólk hava havt ringt við at fáa sín egna kommunulækna hava ringt við at sleppa framat tað er hetta við tá ið fólkavøksturin hevur verið so so ógvusligur so hevur so hava vit nokk havt ringt við at fylgja við so tí er tað neyðugt alla tíðina at halda eyga við teimum neyðugu tænastunum

so vónandi finnur fíggjarnevndina neyðugu fíggingina sá eisini høvuðsstaðurin sandoyggin og suðuroyggin fáa tær tænastur sum

evspæt mær sætt skunnleys støtt fyrst er so væl ja takk fyri frá forkvenna nú nevnir røðarin at raðfesta undirbýsingartilfar eisini til fremmand hetta var nemliga nakað sum vit tosaðu um eisini morgun tá tú høvdu vitjan av næmingum frá glasi og nú veit eg sjálv at kristianna vinta poulsen er kanska bevekastur næstan til eitt sprokkin í og so hon veit hvat hon tosar um mær og tað er nemliga øgiliga neyðugt at vit fáa tey sum koma hendan vegin at tey fáa ta røttu undirvísingina so í sínum at tey føla seg væl í okkara samfelag at tey skulu føla seg vælkominan og eru eisini samd við røðaranaran um at tað er heilt fantastiskt at dialys viðgerð er komin til suðuroyar eg hevði sjálvandi vónað eisini at landsstýrissavnur
um tá ið tað snýr seg um tað takk fyri
ckristianna vinter poulsen takkfyri frú forkvinna júst sum elsbet mersetis gunlesdóttir sigur so høvdu vit í dag í morgun vitjanin av einum flokki á glasi sum hevði samfelagsfrøði og tey vóru so skilaggóð og so vitandi og so áhugað at vit kunnu vera róli við at framtíðini eru í tryggum hondum við so dugnaligum ungdómi í mun til hetta við undirvísingaritilfari ja tað er veruleikin í dag er ein annar við altso vit hava eini tvey túsund fólk í føroyum sum ikki hava føroyskum móðurmál tað er ein heitt heilt nýggj støða sum vit mugu lofta og vit mugu geva teium møguleika til góða málundirvísing tí tað er so at málið er atgongd til samfelagið og eg haldi at tað er frálíkt at dialystilboðið kom til suðuroyar og eg hugsi atfólk norðan fyri lættliga kunnu seta seg bilin og koyra til havnar har tey eru aftan á stutta tíð so tað

síðan ertað helgi abramsen ger sovæl ja frú forkvinna ø hattað síðsta sum sum røðarin sigur at tað er so ølga nevnt hjá hjá klaksíngum at fáa til havnar tað er altso hetta eru dadalysi sjúklingar sum ikki hava so gala rætt við at ferðast sum vit tosa sum langa viðgerðin ein langan dag og tað er eg ikki samdur sú sigur hanna eg eg eri púra samdur tí eg fegnist saman við henni um dialisuviðgerin suðuroi men sosigur hann at nú evur nú er at landsstýriskvinna megna tað sum eingin annari megna altso hatta har er ein prosess sum hevur verið lang og tikið nógv fleiri ár og og eg haldi at undanfarni landssýrismaður hevur eisini gjørt tað ikki er soleiðnar at nú kom nýggj landstýriskvinna og aftan á tveir mánaðir so hevur hon líkasum loyst alt altso tað er ikki soeistat tatð er gingið fyri seg men men vit kunnu øll fegnast um
sum at málið er loyst takk fyri
kristiana vinterpoulsen gersuvætakk fyri ja eg fari at takka helga abramsen fyri fyri viðmerkingina og ja tað er púra rætt at tað er neyðugt við tilboðum neyðugum heilsutilboðum kring alt landið tí at heilsa er altso hevur alt at siga tá ið tú hevur eina góða heilsu hugsar tú ikki um tað men knappliga so hevur tú brúk fyri fyri tænastuna úr heilsuverkinum og so skulu vit megna at hava eitt heilsuverk sum veitir hesar neyðugu tænasturnar til øll menniskju tað sama hvar tey búgva í landinum so eg eru eg eri púra samd
sigur helga abrahamsen í tí takk

eri skjótt
takfyrichristianvintetakk fyri ja susuna bertersen hon veit eisini hvat hon tosar um tí hon hevur hon er undirvísir á heilsuskúlanum í suðuroy og ja tað er so eisini á eldraøkinum er stórt starvsfólkatrot eisini av fólki við røttum útbúgvingum og tað eru alneyðugt at at skapa sum mann sigur góða atgongd til tær teir útbúgvingarmøguleikar sum eru og eisini hetta við løn undir útbúgving tað vísir seg ati tað er nakað sum tey fólkini sum velja velja eldraøkið tey sakna og tey tey hava víst á tað so eg eri púra samd og eg eri spent upp á tað arbeiðið sum fíggjarnevndin
at gera tí viðvíkjandi takk fyri seinasta viðmerki
efrá erlingjeidsgaard gersovælja takk fyri nú kom kristianna eitt sindur inn á hettaher við at tey ungi duga for illa danskt tað kemur kanska ikki sum nakað yvirreiskil se at tað ikki ikkinerari meg ta stóra men hetta her við at danskt er so viktigt tað taðhaldi eg nakað forferdiligt vætl at tað skal blíva við at at koyra sum ett mantra tað var kanska viktigt fyrr tí fyrr var danskt eitt fakhærsmann hevði mentað mentanarsøgu mann hevði bókmendasøgu mann hevði dannesi og listasøgu alto svorðtið inni í tí danska fakinum allar tær teir tættirnir skal man hava inn í føroyskt tí føroyskt er okkara móðurmál og tað er har mann skal læra um alt hetta her í lívið og og o og analysur og hvørt á sínum og tað danska skal lærast sum fremmandamál ogtað havi eg einki ímóti at mann kann velja
dag takk fyri takk fyri og tingfólk tey
vit fatla sjálvandi ikki hvussu annað myntar poulsen ger so væltakk fyri frá fólkum ja eg kann siga eg eri púra ósandi erlingi eitur skoyrd í at danskt ikki skal lærast tað er frálíkt at vit hava danskt sum tað fyrsta fremmandamálið í fólkaskúlanum sum tað framvegis er og so enskt sum fremmandamál nummar tvey og eg haldi ikki at danskt skuldi verið eitt vælfak á miðnámi eg haldi danskt skuldi verið eitt fak sum øll á miðnámi høvdu á sama hátt sum tey hava enskt danskt gevur okkum atgongd til øll norðurlond danskt er gevur okkum møguleika at skilja norskt at skilja svenskt og íslendskt eisini og danskt tað er haldi eg grundarlagið undir tí norðurlendska felagsskapinum sum vit fáa so nógv burturúr tað átti erlending eitur skoyrd eisini at vitað nú hann hevur tikið
sess í norðurlandaráðnum takk takk fyri tann næsta røða verður margret stórá landsstýriskvinnudurin
er eg komin nokk so væl áleiðs í sviðgerðini og eg má siga at eg haldi hetta hevur verið eitt áhugavert og konstruktivt kjak og eg fegnist um at eg eisini havi møguleikar at gjøgnumganga tað økið sum eg vari av og ikki minst sal royna at svara teimum spurningum sum eru settir í løpið av degnum sum fleiri hava sagt so er tað bæði samgonga og andstøða sum eiga part av hesari fíggjarlógini og vit byggja herðarnar hjá hvørjum øðrum og sjálvandi sæst tað eisini aftur á heilsuøkinum eg skal eisini líka fláa fast at hað er eingin skerjing á serlækna økinum og heldur ikki á útbúgving til yngri læknar tað skal eg koma inn á aftur og greiða nærri frá seinni tí eru gjørdar onkrar broytingar á heilsuøkinum faktisk er eingin skerjing í raðfestingunum sum undanfarni landsstýrismaðurin gjørdi og til tar raðfestingarnar sum nú eru gjørdar tó er ein broyting gjørd og tað er at yvirtøkan

tað er flutt til komandi ár og tað hevur so eisini givið rúm til at raðfesta nøkur onnur ting og av nýggjum raðfestingum á heilsuøkjunum kann nevnast dialysuviðgerðin í suðuroy og tað er sjálvandi at byggja á herðarnar á teimum sumeru farin tá ið mann tosaði um dialysuviðgerð so varð tað eitt samt løgting mær vitandi sum sum játtaði pening til dialysitól á suðuroya sjúkrahúsi men tað hevur ikki verið nøkur játtan til rakstur tað vil siga at seta starvsfólk til at taka sær av hesum økjunum tað hava vit raðfest tað er ein av teimum nýggju raðfestingunum sum hendan samgongan hevur gjørt harafturat er ein raðfesting sum eitur diminisjonering tað vil siga at afgera pengar er settir av til at gera eina ætlan yvir hvat fyri viðgerðir vit skulu hava í føroyum og hvat fyri serlækna øki vit skulu hava í føroyum og hvussu nógvir serlæknar vit skulu hava av hvørjum slagi og hetta er ótrúliga týdningarmikið at vit fáa gjørt hetta her soleiðis at vit eisini rekrotera meira miðvíst enn vit hava gjørt harafturat so eru pengar settir av til eina til at eina kravfesting í sambandi við eina nýggja talgilda ein nýggjan talgildan sjúklingasjornal og at at vit skulu nýskipa kommunulæknaøkið og fólkaheilsustýrið hevur eisini

pláss á raðfestingunum hjá hesi samgonguni harafturat hevur samgongan raðfest at hækka peningaupphæddina til krabbamíns átøk og eg haldi ati tá ið mann tá ið mann tosar um hesa fíggjarlógina so haldi eg tað er týdningarmikið ella at vit kunnu vera so mikið ærligur fyri hvørjum øðrum at vit eiga øll ein part av hesari fíggjarlógini bæði samgongan og andstøðan so tað átti ikki at verið so trupult at fingið viðgjørt hesa hesa hetta fíggjarlógaruppskotið og tað er helsiski mína uppliving at tað er tað eg kann bara gleðast yvir at vit á hesum økinum sum eg var í av eru rættiliga samd tá vit tosa um at nýskipa kommunulækna øki ella tað primir a øki so er tað eitt nýtt øki sum vit hava raðfest og vit vita at bæði frá teimum sum arbeiða í kommunulæknaskipanini og eisini frá teimum fólkunum sum hava tørv á skipanini at her eru er absolutt brúk fyri bætum her krevst ábøtur og helst eisini meira enn tað tað er tíverri ikki ein loysn sum kann sum loysir hendan trupulleikan men fleiri átøk mugu gerast millum annað so verða pengar settir av til fleiri kommunulæknar størv tað hevur undanfarni landsstýrismaðurin eisini raðfest og tað halda vit fast í men hetta merkir at vit í staðin fyri hava fýraogtretivu kommunulæknar í føstum starvi koma at hava sjeyogtretivu kommunulæknar í føstum starvi skipanin hjá kommunulækninm er torkroydd tí bæði land og kommunur hava eina ávirkan og og hava ábyrgd av pørtum av skipanini harafturat kemur lækna vaktin afturat teirra dagliga arbeiði og tað hava fleiri kommunulæknar sagt at tað er trupult at arbeiða fulla tíð í viðtalum tá ið mann samstundis skal hava vaktir á í lækna vakni harafturat er lønarstruktururin øgiliga serligur og tí eiga vit at hyggja eftir øllum økinum kommunulæknaøkinum yvirhøvur men tá ið nýskipanir skulu gerast tá er tað tí at tað nøkur ting sum ikki virka nóg væl og tá skulu vit gera nøkur ting upp á ein annan máta tað vil siga at vit skulu lata vera við at gera nøkur ting sum vit plaga at gera og tað er ofta trupult haldi eg í hesum systeminum at steðga nøkrum og gera nakað annað so tað verður spennandi at síggja hvussu hvussu samstarvið fer at vera men eitt er heilt sikkurt og tað er at tað er neyðugt við samstarvið alla upp á tvørs av øllum flokkum tá ið mann skal gera nýskipanir og eisini á kommunulæknaøkinum og tað rokni eg eisini við at vit fara at fáa fólkaheilsustýrið tað er eitt øki sum vit byggja víðari á undanfarni landsstýrismaður raðfesti hetta og fyrsta januar gjørdist tað veruleiki hetta er nýtt og tí er eisini neyðugt at seta fólk í hesa skipanina og tað havi eg eisini raðfest soleiðis at vit millum annað kunnu brúka pengarnar til krabbamínsskránna tí at vit hava brúk fyri skráseting og hagtølin innan fyri krabbasjúkur og tað er eisini umráðandi eins og vístir á í krabbameinsálitinum at vit seta orku av til at fáa hesi hagtøl út yvir tey økini sum eg havi nevnt so eru eisini nýggjar raðfestingar so eru eisini raðfestingar sum undanfarni landsstýrismaðurin hevði og sum síggjast aftur í fíggjarlógaruppskotinum og tað er at styrkja læknavaktina og tað er væl møguligt at tað æt okkurt annað í undanfarnu í undanfarnu uppskoti men tað sum hetta draga seg um tað er at líkamikið hvat tær feilar so skalt tú kunna ringja til læknavakna um tað er likamligar ella sálarligar sjúkur tú hevur so skalt tú kunna ringja á til læknavakna tað er tann styrkin sum er og tað sum soleiðis sum tað sæst aftur tað er at vit hava fólk á á landssjúkrahúsinum sum kunnu taka sær av hesum víðkaða partinum

tað sum eg haldi magnus rasmussensegði í síni røðu so er tað soleiðis at tá mann leggur uppskot fram um heystið so hevur mann ikki somu fortreytir sum mann hevur tá mann leggur uppskotið fram í februar og akkurát hetta sæst nokk so væl aftur á heilsuøkinum ella á mínum øki og millum annað tá vit tosa um útbúgving av yngri læknum so har er talan um ein tveir tríggjar útbúgvingar læknar vist tað var soleiðis at tað ikki var væl útskrivað so varð hendan ella undanfarna uppskotallarhelst samtykt til fyrsta januar soleiðis at fólk kundu byrja í tí nýggja starvinum í fyrsta januar í ár men av tí ati tað ikki ein samtykt fíggjarlóg so kann mann jú heldur ikki seta fleiri útbúgvingarlæknar í árinum fyrr enn fíggjarlógina er samtykt og tí sær tað út til at játtanin er minni men mann kann ikki ta mann kann ikki byrja upp á útbúgvingarstørvini fyrr enn fíggjarlógina er samtykt og at mann tá kann fara at lýsa eftir fólki tí byrjar hetta ikki fyrr enn sirka mitt í árunum og tá tað kemur til serlækna økið so var tað soleiðis at í oktobur í fjør tá ið fyrrverandi uppskot varð lagt fram tá hevði mann á serlækna puljuni í undirkontuini seks komma tríggjar milliónir og har var bæði tann nýggja raðfestingin men eisini teir pengarnir sum skuldu brúkast til ella sum vórðu brúktir í tvey túsund og tveyogtjúgu á tí kontoini tí at fyri at tryggja fyri at tryggja sær at serlækna píljan verður brúkt til serlæknar so er tað soleiðis at pengarnir verða ikki fluttir av serlæknakontuni fyrr enn januar ári eftir at teir eru játtaðir tí eru tríggjar ein hálv millión flutt frá serlæknapíljuni yvir á rakstrarpíljuna hjá landssjúkrahúsinum so hetta er eini tekniskt tekniskflyting kann mann siga so fyri at taka samanum so er nógv at arbeiða arbeiða við og eg fari at takka undanfarna landsstýrismannin fyri tað arbeiðið sum hann hevur gjørt fyri hetta økið og eg byggi sjálvandi víðari á tað arbeiðið samstundis sum fingramerkini hjá hesi samgonguni eeisini skulu á og eg ivist ikki í at hetta fer at bera til at samstarva um bæði samgonga og andstøðu

takk fyri viðmerking frá spyristøk skunnleiddstøttur gerst væl ja takk fyri frá forkvinna og takk fyri eina eg vil siga lívsjálvandi røðu og eg gleðist eisini um at suðuroyar sjúkrahúsið hevur fingið dialysið tað er glað fyri at hoyra tað eigur at vera øgiliga góð hjálp hjá fólkunum tí tey líða øgiliga men mín spurning er sjálvandi hvussu mann sigur aðrastaðnlandinum til dømis klaksvíkar sjúkrahús ella aðrastaðnlandum við at vit vistu er tað at vit tosa um telurviðgerð um tað ber til mann sigur at tað verður aðrastaðnar og samráða kanska við onkrar kommunulæknar tað hevði eg hugsað mær at vita og so eri eg øgiliga glað fyri eftir sálarligari skriðastovu í mínum borgarliga starvi sum løgreglukvinna havi eg umpti longst eftir at kunna farið til eina sovorðna skaðastovu tá ið eg eri til onkra ávísar uppgávur so hetta verður heilt fantastiskt við eina sálarliga skaðastovu
mann hevu roynt í nógv ár nú er tað blivið
takk fyri margestóra ger sovæl ja takk fyri og takk fyri fyrispurningin tá ið altso eg haldi at tað er týdningarmikið at tá ið dialysuviðgerðin í suðuri er komin at virka og vit síggja hvussu væl hon virkar so skal mann tora at hyggja aðrastaðni og kundi mann kanska gjørt hetta eisini aðrastaðni í landinum tað er absolutt opin fyri og tá vit tosa umatat vit skulu hava styrkt læknavaktna so eri eg fegin um at vit eru komin so langt sum vit eru komin nú og at at hetta arbeiðið fer í gongd
takk fyri
tak so er tað helgi abramsen gersuvæja frú forkvina nú sigur lanstýrskvinnan at eingi ongar skerjingar gjørdar heilsuøkinum og tá mann tosar um skerjingar so er tað altíð í mun til hvat soer særa eitt ávístkjak ver í miðlunum millum landsstýriskvinnuna og onkra annan og onkurt sigur at eitt e játtan skerd og onkur segar tvar ikki skerd og sum eg tuði at síggja tað so er tað tí at onkur samanberi við fíggjarlógina í fjør og har er eingi skerjing onkur samanber við tað sum bleiv skotið upp í heyst og tá er ein skerjing tí er mín spurningur eingin játtan er skerd í mun til hvat og og er tað soleiðsnar at atmannhevur spart pengar tí at mann kundi eit sindur inn í árið og okkurt kundi spyrja merkir tað so at tað fer at at økja so miki meir enna
takk fyri
takk til landsstýriskunnan ger so vælog takk fyri fyrispurningin helgia abransenja tað er soleiðis at tað enn eru seks komma tríggjar milliónir til serlækna økið men mann hevur flutt tríggjar og hálva av teimum yvir á rakstur tí er tað ikki ein skerjing og so var ein annar fyrispurningur og tað var um
ja
ingerði frá forskúnna ja tað er gott at hoyra at føroyska heilsuverkið sanniliga er í góðum hondum so leingi magistóran situr í róðri tað hoyrist veruliga at hon veit hvat hon tosar um sjálvandi hon hevur jú veri stjóri á landskiprósunum so leingii so hon hevur veruliga innlit í økið eitt sum eg kundi hugsað mær at hoyrt eitt sindur um tað er hetta læknatrotið sum í nógv ár hevur verið á útoyarøkinum hvat eru nakrar loysnir har sum marg stóru sær fyri sær ella hvat
allar var ikki stóru at gera á tí økinum
takk landstýriskvinnan ger sovælja takk fyri fyrispurningin kristianna vinter poulsen tá ið tá ið vit tosa um lækna trot í útjarðunum so veit eg ikki um talanella um um tingkvinnan hugsar um kommunulæknar meni men yvirhøvur so kann mann siga at føroyar eru í útjarunum so tí er tað altíð trupult ella kann tað vera trupult hjá okkum at rekrotera og tí er tað nemiliga so týdningarmikið at vit gera eina dimensjoneringsætlan als avl sig eina ætlan fyri hvat er tað fyri serlæknar vit skulu hava í føroyum og hvussu nógvar av teimum skulu vit hava soleiðis at rekroteringin verður meira beinrakin tí at vit vita attað hevur verið trupult at fáa serlæknar til føroyar og tað er eisini týdningarmikið at serlækna píðligan at mann altíð hevur fyri eyga at hon er hon er har soleiðis at tá ið vit fáa serlæknar til føroya at vit so eisini hava møguleika til at seta tey tí vandin kann vera vist ikki við seta pengar av til serlæknu økini so fáa vit ikki sett fólkini og so fara tay av
á landinum aftur takk fyri takk fyri ja so mong vóru orðini áðrenn vit fara víðari í dagsins talaralista so fari eg so færi løgtingsforkvinnan boða frá ati ætlanin er at koyra hesa fyrstu viðgerðina blíva liðug við hana í kvøld men hini málini sum eru á skrá tær aðru viðgerðirnar av trimum málum sum standa á skránni eisini fyr í dag tær verða tær koma ver í morgin vit koma altso at niðurleggja fundin tá ið hendan viðgerin er liðug og taka hann upp aftur klokkan tíggju í morgin har vit fara undir tær aðru viðgerðirnar so er tingfólk greiða um tað og nú er tað landsý
tá man hevur framløgur á ráðstevnum runt adamorðastens eisini í føroyum so so tosar mann ofta um hetta her yviárskift eg haldi mann sipa til hetta týspunktið tá mann skal hava framløgur seint úti á degnum og eg haldi kanska okur eisini eitt sindur har nú klokkan hon er farin av seks tað er nokk sum er sagt í viðgerði avhasir fíggjarlógini sum byrjaði nú áðrenn døgurða og eg ætlaði so at brúka ei lísindur av tíðini til at umrøða nøkura av teimum málsøkjunum sum eg umsiti og tey fevna júku bæði um um fiskivinnu um samferðsluøkið og ætlaði eg at at byrja við við fiskiveiðeftirlitinum við vørum og eg eri eg eri glaðir fyri at tú býr til at fingið it uppraðfest vørn tí at skieftirlitið hjá vørunu hevur jú tað dagliga eftirlitið yvið føroyskum fiskifrarum sum royna undir føroyum al aðrastaðis og við útlendskum fiskiførarum sum royna undir føroyum og talið av útlendskum skipum kann eg í tioriuni í senn fevna um rættliga nógv skip um nýggjuogtjúgu russisk skip áttaogtjúgun orsk trý grønlendsk fimtan íslendsk skipi í føroyskum øki í senn sjálvt um tað í veruleikanum sjáldan er er støðan at hesi skipini eru er í senn hin partin av av eftirlitunum fevnir um um føroyskan byggjukant og okur vita jú at tá tað snýr seg um tá tað umrivir veið um føroyskan byggjukant so fara tað millum átta hundrað ogníggjuhundrað túsund tons um føroyskan byggjukant um árið og har eru nakar avtalur sum okur onkursvegna hava bundið okum til at halda strandalandaavtalur sum siga tað at okur skuluhaa kanna fimm prosent av talunum av landingum tæð klárar vnøkulunda og so skulu vit eisini kanna sjeyetaðg hálvp prosent av nøgdini og tað er kanska har eisini okur halt eitt sindur so vit eg eru upplýstur so lekka játtanin til vørðina í tvey túsund og tveyogtjúgu hálvar millión og tað haldi eg var varð spell tí at tað er jú eitt øgliga týðandi øki fyri okum sum fiskivinnutjóð hvat er hværi slag av tjóð visu okur ikki hava hug at at halda eyga við hvat fyrigangur á okra fiskivinnu øki og at her snýr seg eisini um uum trygdarpartinog er eitt jú eisini orsøkin til at okur hava valt uppraðfesta øki soleiðsinr at játtanin hækka við tveim milliónum krónum í ár til úkt eftirlit og til eygláðararbeiði umborð á á skipum og tað haldi eg er ein ein góð raðfesting eins og vørum so er havstovan eisini er einm teimum týðandi stovnum í føroyum eisini sæð í mun til at okur eri eini fiskivinnutjóð og eisini at okur eru ein fiskivinnutjóð sum hevur fiskivinnu samstørv við onnur lond í norðratlantshavi m sum millum annað fevnam um gransking um kanningar um metingar av stovnsstøddum sum er ein týðandi partur í at skipa fiskivegina burðardygt og tað er jú ein uppgáva sum liggur hjá politiska myndugleikanum og hetta við burðardygd er ir nakað sum okur raðfesta eisini í í samgonguskjalinum í tveytúsund og tveyogtjúgu var játtanin a vanliga virksemið hjá havstovunu hækkar við hálvari millión aftur her haldi eg tað var var skeivt men tað hava okur so eisini valt at uppraðfesta tað er jú eitt týðandi øki soleiðisnar at havstovan játtand ti havstvan hækkar við út við eina komma fýra millión umframt framskrivingar av av lønum í gonguskjalinum hava okur setta skrá nýskapan viðursøking og meirvirking av tilfeingi og eru hetta eisini millum evni sum sum skipanin við fiskivinroyndum hevur halvt á breddanum í nógv ár og vist uku hyggja eftir nøgdina av fiskinum sum okur fiski sum okur fiska so so fiskaðu okur í fjør út við eini seks hundrað túsund tons ella seks hundrað milliónir kilo so tað er jú heilt greitt at taðer eit øgiliga stórt potensiali í ait viðursøkja tilfeingi soleiðisnr at tilfeingið kann geva øktar inntøk til samfelagi øktar inntøkur til reiðarí og øktaintøøkutøkur til manningar e tað ereingin ivi um at vinnan er rívimegin tá tað umrigir nýskapandi ðurøking imeirvirking men eg síggi eisini nakrar møguleikar í eini samanspæli millum fiskivinnuroyndir g vinna og eftir eisini eina orsøkunm til hetta økið er uppraðfest í tvey túsndog tveyogtjúg var játtan lækkar við tveimumoghálv milliónum men hava okur raðfest hetta øki og og hækkað játtanina aftur við einav milliónum krónum í ár um okur fara til vegurtænastuna og tann partin av ilbúgvingini sum fevniru vegurtænastuna tavil siga veðursøðurnar kring landið so er er tað ein raðfesting har sum okur hava t játtanina til viðlíkhaldað og skifta umvæla útgerðina hjá mcc og helta er kanska eitt sindur for leingis av tí umrøðuini svarar munnligu fyrispurningin í gjár um veðurstøðið kring landið har sum tann játtanin hækkar við góðari hálvar milliónum krónur og soleiðsar at okur fáa eitt tryggari eitt tyggari tryggari umstøður rundan um tann partin av tænastuni verðustovan veðustova føroya ella veðurtænastan varð yvirtikin í tveytúsnd g níggju og er síðani verið undir uppbygging setanrnar higar til hava verið tveir veðurfrøðingar í mai tvey túsund og einogtjúgu deildarleiðar kom í januar tveyogtjúgu umframt hálvtriðja starvsfólkásumri tvey túsund og tveyogtjúgu og og frá novembur í einogtjúgu hevur verðurstovan yvirtikið partarav uppgávurnar frá dmi og ætlanin er sjálvandi framhaldandi at menna ta føroysku viðurstovuna og at yvirtaka fleiri uppgávur frá dmi nú

at kunnu halda ta ætlaða menningarætlanina sum er fyri framman visti skur fara til samferðslu og samskifti so er samferðslan jú eitt av teimum stóru mótsøkjunum sum sum fevnir um fleiri stórar landsstovurnar eg kann nevna rúgvini landsverk strandfera landsins akstovunaráðið fyri ferðslutrygd og so framvegis og samferðsla er jú eisini eitt øki sum hevur stovrnar áhuga millum fólk ikki minst millum politikarar um vit stlandsverk og strandferðsluna hava okur knýtt landið saman og givið fólki møguleikar at ferðast millum ymiskar partar av landinum bæði gott trygt og skjótt og allaroftas støðugt politiskt hava okur eva tíggju raðfest vegir og tunlar og sjóviki sandferðsluni til oyggjarnar soleiðisn at soleiðisn er eisini í løtuni har fleiri stórar tunnilsverkætlanir er í gongd verkætlanir sum fara at gera tað liviligari kring landið og verða eisini í ár stórar upphæddir brúktar til tunlar or um fjall til fámjinstunlin og til danstunninum og teir beiði seinastu verða væntandi skotnir gjøgnumgjønum í ár báðir tveir ávin hevur kanska serliga verið stórir fyri tunnilin tey seinastu ári meðan siglandi farleiðarnar hjá strandferðsluni ikki hava havt tann sama áhugan men nú verðurhetta her uppraðfest og eg ein játtan at sett av til at fyrireika ein endurnýggja strandfaraskipinum jørgunm niclasen vísti á at mann fekk ikki nokk fyri tríggjar miliónir men veruleikinum tann að mann skal jú fyrireika hetta her mótsøkið fyrireika hesar verkætlaninar áðrenn man eg høvur kann fara í gongd við tær ogeg havi eina øgiliga sterka vón til at tað verður breiðar semjur í løgtinginum sum fara at taka undir við at endurnýggja strandfaraskipini komandi ár tí atað er jú íløgur sum koma at ganga yvir fleiri ár um mann skal røkka mál at endurnýggja ein stóran parti av strandfaraflotanum sum egog eg komin rættiga nógv klárs vistu ikur fara eftir landsverkspartin so er eitt annað mál sum eg vænti fyri stóra fyri breiða undintøku í í tinginum er uppraðfestingin asfaltering játtanin til afaltering er flutt á eina eina sjálvstøðu játtan og játtanini samstundis hækkað soleiðis at játtanin bara kann brúkast tá asfalt og eg haldi at hetta er nakað sum tann politsku myndugleikin er ynskt soleiðisnar at mann ikki bara játtar til landsviðhald og ikki ferðinakað ordlig fyri pengarnar og stendir aivand ári eftir um hvar bilinar teir pengarnir brúktur til sum mann ætlaði skuli brúka tað atfaltering so eg trúgvi at hetta er nakað sum sum ein undirtøka verður landsvegurnar eru jú eini fýra hundrað og sjeyoghálvfjerðs kilometrar í tali og landsverk hevur víst á atað ett tórt eftirsleip tá tað umriðir atsalterings eg veit at tíggju milliónir ljóðið hjá nógvum men hetta er ein byrjan og eg trúgvi at at t at løgtingið og og samgongan ikki minst eisini kann vera við til at leggja afturat komandi árini ein annan partur hjá landsverk sumi sum eg hevur týdning er sjálvandi landsins ognur eini hundrað og fimmogfýrs í tali tvey hundrað og fimmogtrýss túsund fermetrar í roknað sjálvognarstovnum sum eru rakstrarliga knýttur á landinum og har er tað eisini verið nakrar avbjóðingar við at umvæla velíkahalda og bjálva teir bygningarnar og og landsverk hevur havt tað undir hnd undir hond samstarva við stjórnaráðini um tað og eisini har er tað almenn kent at taðereitt eftirsleip at umvæla velíkahaldað landsins ognir og eg haldi at landsverk hevur verið fyri frammi ot víst á at tað er talan um eitt øgiliga stórt jónabløð eg haldi eitt tali upp á fýra undraðo hávfjerðs milliónir veru nevnt uppá eillagan týspunkt so eg erigleður um at henda játtann nú kann hækka soleiðisn at okur koma upp á sjeyogtjúgu milónur krónur fyri tvey túsund og trýogtjúgu eina hækking uppá fimm milliónir og er eisini ætlanin at hækka hetta her komandi árini heygartil er eisini í eitt sindur innanfyri á sama øki settar av fimm mlliónur krónur til grøna orkloysnir í almennm bygningum sum eg eri ein partur av at at skula flyta okum frá at verða upphitaði við olju til at vera uphitað við grønum loysnum ja at enda so ætlaði ag nema við eina viðmerking hjá bjarna hammer sum hann hevði eina ferðn tann um døgurðadøgurðamál um heseði avbjóðingina við jhejaf trý sum eætlandi skal avlýsa smyrul tá ter hjálpinen teira hjá smyrji skulu skiftast í summar og hetta e eitt mál sum sæð við báði við landsstýrismannsseyðum men eisini sum suðuroyingur er at vera keðiligt mál tá ið eg yvir tók málsøki tá lá ein ætlan hjá undanfarna samgongu um at smyrji skuldi liggja í seks vikur meðan motorurin verða skiftur og at ætlanin var her skuldi avloysa í seks vikur komandi summar og og við øllum teimum avbjóðingum sum vóru í farna heyst tá eg var avlýsta smyrjul so skilji ikki ordilga t ta niðurstøðuna og hav je so roynt at fingið málið á beint og ter verðar í løtui t arbeitt við eina loysn har ein partur av loysni fevnir um at hjálpa motorarnum kunnu at lut við skiftast meðan smyrðiligu sigling meðan framvegis er neyðugt allarhelst at smyrjið skal liggja í einum tíggju dagar og havi eg tí sambandum hetta strandferðslana umat royna at finna eitt annað avloysaraskip fyri harholv meðan hjálpin u teirvun erða skiftur men eg eri fullgreiður um at okur skriva hálvan februar og tað neyvan verður einfalt so samanumtikið var het her nøkur av teimum økjunum sum eru á skrá og raðfesta innan fyri fiskivinnu o standferðsluøki og eg haldi at ha er nokk spennandi mál á skrá og e eg síggi fram til at at g arbeiði við hesum málinum í í komandi tíðum
ja takk fyri tað er nógvar
er joensen ger so væl takk fyri fólkuna dens holmur er samdur um at vit vilja hava almenn stovnar um alt landið og arbeiðspláss um alt landið og í tí sambandinum so hava vit eisini samdur um at veðurstovan skal skal vera á flogvøllinum staðsett har eg hugsaði bara um vit skuldu gera ein avtalu um at tvey túsundu fimmogtjúgu tá í staðaná tvey tvey túsunduði fimmogtjúgu tá er veð veðsstovan á flogt
sagta
denesshálm ger sovæltakk fyrfi forkvinna oh takk fyri viðmerkingina johanes joensen tað var ikki her á løgtingsrøðarpalli at okur fara ikkera avtalur um nær í viðurstovan verður flutt vestirvágarnar men men tað er greitt at at eg eri ein av teimum sum taki undir við at tað er koyrandi báðar vegir í í landinum báði vestureftir og norðureftir og tað er siglandi bæði suður og norður sjálvt um onkur vil vera við at í gomlu døgum peiddimaman siga tað at tað hvara tretivu fjórðingar páskinii til havnar men í dag er stóðan tann at visti mann fær úr havn í páskini so er tað kanska millum trý hundrað og trý túsund fjórðingar so so ofta er tann optikkurin nokk so nokk so trupular við at

síðan er tað annikaolsen ger so vælja takk fyri ja landsstýrismaðurin hann hevði eina góða røðu og kom víða um sítt málsøki og mær dámdi serstakliga væl tað at hann var inni á hethar við virðisøkingini at okur hava meira fokus á tí og ikki minst at hann hevur kemt pað fyri at fáa nakrar sera vitalar játtanir uppaftur á fíggjarlógini og her hugsi eg serliga um vørn fiskivaðeftirlitið og havstovuna ikki minst eg kundi hugsað mær um um landsstýrismaðurin kanska kundi nomið eit lítið sindur við hetta við virðisøkingini hvat hann hvussu hann sær fyri sær at hetta her kann sjálvsetast ella koma í gongd ofta so tosa okur øgliga ofta um hesa viðursøkingina og mær dámdi væl tankarnar hjá hjá landsstýrismanninum men men hvussu koma okur í gongd soleiðis ati at okur síggja nøkur í
økilig úrslit
stýrsaðurin gersæfyrifrú forkvinna og takk fyri spurningin anika olsen ja altso tað er soleiðiar at nýskapandi viðursøking mairvirking at tilfeingin stendur sum á skrá í í samgonguskjalinum og tað er eisini sett á skrá longu í fiskimálaráðnum ella í fiskivinnu og samferðslumálaráðnum og tað fyrsta tiltakið sum er á skrá er tað okku um at hava eina ráðstevnu tó koma út í seint í aprílmánað kanska fyrst maimánað har sum hetta he yvirhøvuðstemai og tankin aftanfyri tað er onkursvegna at geva vinnu íblástur til hvat er sum hendir aðrastaðnis hvussu kunnu okur læra tað sum okara grannalond gera á hesum økinum tí tað øgiliga sjónligt at at at grannarnir hjáokum hava flutt seg nokk so langt fram á leið innan fyri viðursøking og nýskapan av av tí tilfeingi sum kemur kemur í sjónum og e haldi okur eilga nógv at lera harfrá so hetther erið so startskut til tað til til eina eina periotu sum kemur at koyra í tey næsta fýra árini har sum okur fara a
á tøkið
síðaner tað beini j
tanesen ger so væl takk fyri har formaður eg haldri gott at landsmamaurin heldur fast um nógvar teimum raðfestingu um tí góða sum blivu gjørdar við undanfarnu uppskotinum so eir ver isini nakrar nýggjar raðfeskingar sum eisini í góðar vørnir so eisini strandferðslan og ja tað e kanska rætt at tað verður nokk ikki bygt nakað skip beint nú við tí játtani sum er á fíggjarlógini men tað er gott at mann fær gongd við at fyrireika at byggja at endurnýggja flotan tað er tørvur á tí so kan egspyrja um landsstýrismaðurin kanska saman við stramførtlunmhevur hugsað kør fyri leið manga skíggjar fyrst og fremst hvar tørvuirn er størstir í løtuni
deneshálm gersovælja takk fyri frú forkvina og takk fyriri spurningin tað er kanska í so skjótt at siga í so tíðliga siga beint her nú hvø hvør leið er er fremst á breddanum men hett er eit arbeiði sum strandferðslan hevur arbeitt ett sinur við ta seinastu tíðina og og fara ungur nú undir eina tilgongd so skjótt sum okur hava fingið fingið játtanina upp á pláss til at fyrireika tað bæði saman við strandferðsluni men ikki minst saman við tannm fólkum sum byggja búgva kring landið tí e altað r øgliga viktigt at at ein eintilgongd av hesum slagi verður við luttøku av fólkinum sum búgva í oyggjunum so tað er kanstka í so tíðliga siga hvørji skipirar fyrst men eg kann karantera fyri at tey fólkini sum búgva í oyggjunum verða tikin
er við viðgerðina takk fyri síðani er tað
karlot hargarðsson hjá svavn takk fyri fyri fólkini ja eg skal takka landsstýrismannin fyri eina fína røðu og serliga takk fyri at endurnýggjanna strandferðslupotan er sett í kjøtuláta men eitt ár burtur verður nokk til at fyrireika tí eg havi sæð eitt skitsprosjekt frá stóranum strandferðsluni sum sær øgiliga spennandi út at byggja skipið seriðis nøkur smyrni og nøkur størri so vit skulu ikki brúka fleiri ára fyrireikar her skipini blíva eldri og eldri ella tínar og so síggi eg at vit kunnu kanska byrja so smátt í næsta ár tí at ella í tvey túsund og fýraogtjúgu tí teistur stendur tær til sølu fyri tretivu milliónir hósfjøruti er eisini har so ein lítið sindur av pengur afturat so hava vit til tað fyrsta skipið beinanvegin í tvey túsund og fýraogtjúgu
verður landsstýrumaður arbeiðað tann vegin
llanstýrismaðurin ger sovælja takk fyri frú forkvinna og takk fyri spurningin ja eg eg eri púra samdur at at hetta er ikki eitt mál sum eigur at taka fleiri ár hetta eigur nakað sum okur eiga at fundið land í ár øsoleiðisnar at okur koma út á heystið tá igu kur hava eina greiða meting av hvat skal henda soleiðisnar at at eg tað eigur at bera til at fáa heta her við í viðgerðina til komandi fíggjarlógini so har hangur tað sjálvandi av hvat játtani man klára at fáa til til ta ta fíggjarlógina men eg eri samdur í at hetta er eigur at gerast rættiliga skjótt og at okur eiga at koma á mál við hesum her í ár soleiðin at okur kunnu beginna vónandi komandi ár ír hvussu ur at kanska at fáa vit gjørt útbjóðingina komandi ár síðasni at man kan fara í gongd kanska seint komandi ár
vóni er tað fy eynasta takkfyritakk fyri so var hetta umfarið av nú var nokk okkurt tingfólk sum undraðu seg yvir hví tay blivu strikaða av viðmerkjara listanum og har er reglrnar soleiðis at skal mann hava viðmerking til ein røðara so skal mann tekna til áðrenn røðaran er liðugur at tala sína røðu man tað er bara tá ið tað eru fyrispurningar at tað ber til at koma á seinni so jóhandal hann er tann næsti sum stendur á listanm og
og lurta eftir fíggjarlógaruppskotinum sum eru lagt fram í dag tí ati tig sjáldan haldi eg ati eg havi verið við til fíggjarlógar viðgerðir har ið mann hevi verið so samdur um ærina av teimum ymisku málunum sum er leggur fram og at taðer báði andstøðu samgongangu sum kunnu taka sær æruna av sósa øllimser verkætlanina sum eru settrar í gongd tað er nokk so hugaligt haldi eg tí at ja eghaldi iki at upliva tað fyri fask okur burdu kanska halvt væl hvørt ár soleðis smitt í árunum soleiðis at okur kundu viðgjørt fíggjarlógir boðna við kanska og harvið fingi fornuftiligar loysnir sum okur hava saknað hesum høga tingi kanska í nógv ár tili at kuna fáa breiðar semjur um um ting men hetta her fíggjarlógaruppskotið haldi eg man kann siga eina breið semja tí at tað er framskrivingar sjálvandi tað mesta av tí og tað eri g tað eri gjøgnumførsla av stórsað øllum teimum ætlanini sum undanfarna samgonga setti út í korti og vildi hava upp á pláss í ígtjúgu trýogtjúgu tað haldi eg fínasta slag at mann kann vera so samdur um um nógv ting tað haldi eg gott okur burdu veri tað oftari tað evr verið nevnt í ein rúgva av økjum sum hava fingið raðfestingar og eg skal ikki brúka so nógva tíð upp á tey økini tí at uttan at staðfesta tað atað er positivt alt tað sum e far fram báði innan fyri dialysu og innan fyri heim til sinnisveik og innan fyri tunlar og innan fyri uppraðfestingar aveftirlitunum tiltil vørn og og so víðari hetta er øll ting sum eru eru góð fyri samfelagið trúgvi tí at tað er neyðugtjaokum t hava eisini eftirlit við við teimum skipunum sum fiska í føroyskum øki og tað er gott at okur koma har til men eg kundi hugsað mær ati ræt eina hond út til samgonguna og mælt til at øll hesi stóru økini sum virkuliga treingja til struturellar broytingar tillagingar sum eru neyðugar tey komandi árini fyri at fáa okkara samfelagtl at fungera optomalt og fyri at fáa øll hesi ymisku økini til at virka sum okur ynskja teyat virka altso markamótin millum landi og kommunu tá

at virka optimalt okur eru fýraoghálvtrýss fimmghálvtrýss túsund menniskur í hesum landinum okur hava tíverri enn níggjuogtjúgu kommunur sum eg hopi at tað finna star loysn á nokk so skjótt sum mann kann fáa fornuft í høvdið á hesum her kommunalu politikarunum soleiðis at mann kann fáa farðí kommunur og harvið umgang ast at fáa a b og odborgarar sum tað bleiv nevnt í gjárkvøldi inni í løkshøll tí ta er jú púra tað tað sum kemur henda orkuøkið hjá okum er eitt øki sum okum noyðast at uppraðfesta nógv nógv nógv meira ennokur gera og okur munnu ásanna ein ting og tað er tað at sev sum er tað kommunala orkufelaga í landinum kemur ikki at klára at flyta okum framman nóg skjótt til at okur klára at lyfta hesa byrðina og o fremjahena so skjót sum okur ynskja og tí noyðast okur her á hesum høga tingi at set okum niður saman og finna eina loysn sum ger tað at tað verða fleiri aktørar sum verða við til at

og tey sum ikki vilja ásanna tað tað haldi eg er manglandi vitan hvussu seg akkurát sum tað er tí tað verður neyðugt tað at okur lpa elektrifisera samfelagið okursm dag skulja hava fleiri vindmyllir úti á opið hav fyri at kunna framleiða brint og annað fyri at kunna brúka tað til til til onnur ting á landi eisini tað verður neyðugt við øðrum enn bara okra góða sev sum yvirhøvur sigu stenda ikki niður á tær yvirhøvur slettike men g sigpar tað htta at havið hjá orkuna og hava ikki kapitalum til at kunna fremja tag her nóg skjótt taðv munna aðrir boldarasuppuna

raðfesta tað er innan fyri heilsuverkið okur høvdu tað frammi í sambandsflokkinum í síðstu samgongu hetta her við endurmenning og endurvenning at fáa eina reabiliteringslóg og at fáa eina reabiliterings depil á at standa í føroyum tað er so óalmindiliga nógv menniskjur sum detta niður millum jokara samfelagi eftir at hava verið raktar sjúkur tí tað ikki fáa ta neyðugu viðgerðina aftaná at tey verða útskrivaðan sjúsi tað haldi eg ikkiatokur kunu vera kent eitt samfelag sum hevur so nógvar góðar tænastur og dugnalig fólk sum okur kunna gagnnýta nógv betri enniku gera við at geva teimum tær neyðugu karmarnar hvat eru ikki til staðar okur vita tæð ikki ti staðar men tað eru fólk bæði í klaksvík og í havn og í suðuri sum vilja brúka sína orku og vitan upp á at fáa hetta øki sum eitur reabiliterings og endurvendingarøki at fungera og tað eiga okur virkuligani saman at finna politiskar loysnir upp á tvørtur um samgongu og avstøðu tí tað snýr seg virkliga um kvalitetslív fyri nógv fólk og tað atl emur í hvussur ja viðvirka til vesi samgongan vil hava hatta økið við í størri mun an mann seta á hesi fíggjarlógini eg haldi mann ser tað alt for lítið tá ið tað kemur vinnuna eisini mann snakkar um mann snakkar øilia nógv um het her við at skapa vøkstur man sakkar um at skapa størrir møguleikar man snakkar um atn skapa handilsavtalur og fríhandilsavtalur og dupulsskattaavtalur so víðari ja tar eru neyðugar absolutt neyðugar og huni hoydal gjøgnum formann og ja

ja fiskari at tað e neyðugt at fáa hesir tingini up á pláss tá tað kemur til handilsavtalur ella og serlga kanska dupulskattaavtalur so burdi okur faktiskt hekningur upp á ti donsku skipanina og fingið tær avtalurnar implementeraðar í føroyum sum eru sum eru gjørdar í ríkinum soleit at mans ter frá at brúka tjúgu ár afturat ella fimmogtjúgu ára afturat til at fáa eina veruliga tríggjar avtalu upp á pláss tí higartil havi kur klára at fingið eina avtalu ja fríastradur up á pláss í síðstu tjúgu árni tað var turkalandi tvey túsund og og fjúrtan ella fimtan sum

strandfólkin landsins til denesholm har liggur eitt eit eitt eit ein ein eitn fertit prospekt veiti sum bleiv gjørt í tvey túsund og ellivu ella tólv tey sjálvar landsmaður til fýra fergur sum burdi at verið gjørt í hendikað old faktist tók yvir men tað blei hesu feiga borðinum tíverri til at at brúkta til útoyggjarnir og og gjørt fergur tiltey økjuni sum koma at fáa tørva á fergur frameftir í staðin fyri at sæa tvíkyljina sum ligvur í kaa strondom og ikki kan brúkast til nakað tað er møguligt at mann burdi selt hasa tvíkilina og saman við saman við teistanum og kanska fingið g brúkt tað tann kapitalin til at bygt nøkur ordilig skip sum eru egnaðir til at brúka til útoyggjarnir frameftir til til til kalsoynna og til fugli svínoy og til

eg haldi at tað var ein elendi loysn mann gjørdi við hasum her her ljóði fy kskg akrát sum tað er g áat mann útsetti ta loysna sum varð gjørd tá til eina serjippá fýra tíverri meni felagvinnan vinnufelavinnan ja hon er absolutt eitt ting sum okur eiga ati fáa ment munandi meir so est at man kann fáa eina vinnu innan fyrieitt økji alt árið og tað er púra arest sum lilja veiði gjøgnum formanni segði áðni at tað er har okur sula satsa vistimann skal hava eina eina ninnan fyri innan fyri vinnufeavinnuna upp at koyra so má mann brúka pengar og tíð upp á marknaførd og fáa ráðstevnur og og onnur stór feløg til føroyar at hava sínar aktivitetir her og har við leggja eina nógv størdi uppbeint niður per dag í landinum enn til dømis ei vanligur ferðandi ger eg haldi foraldur er eg haldi tólv hundrað krónur fyri enn vanliga ferðandi um døgnini ein vinnuandi brúkara millum trýog fýra túsund krónur síst eg visti um dagin so thetta e nakað okur absolutt eiga at sæsa uppá

eg hopi ati hóast okur ikki eru í samgongu at okur kunna vera somu at okum komin sum sita í andstøðu nú at okur kunna finna saman um tær fornuftigu skilagóðu loysnirnar sum forhopiliga koma á borðið hóast ha eini vinstra reyð samgonga sum dámar kort at brúka pengar tað sóu okur yvir løgsól og jørkvildi tá ið man lakstrarfóss hevðienfa ramliva hann vísti eg á øll tey tingini sum bara kostaði men har vóru ikki sonógvar inntøkur at síggja áásamgonguskjali síðan bara útreiðslur høni hoydal túr situr og spikulerar øgiligt nú síggi eg men eg vóni tað at at okur hesi her komandi árini vistu okur sigda meir enn eitt ár ella eilt annað eisini finna loysnir upp
at fáa nøkur fornuftiting ígjøgnum fyri borgarum og fyri fyri føroyafólk og fyri vinna takkfyri ha formaður ja takk fyri so eru onkrar viðmerkingar tann fyrsta viðmer
frá eytis hartman niclasen ger so væl ja takk fyri harra formaður eg ætli at spyrja jóohandal hvat hann heldur um tað at mótrokningin pensjonistarnar yvirhøvur ikki tikið upp á tungu her men meira markið flutt frá fjøruti til trýss túsund um eitta er nøktandi og eisini so er tað ein inflatiónspakki sum kundu hava hjálpt teimum og neyðstøddu tey sum eru í nynú vegna inflatiónina her í føroyum í løtuni okur vóru saman áðrenn í vikuni hvar okur sendu neyðhjálpastað av landinum til ukraina sýri ov turkalandi men eisini her á landi eru fólk sum eru komin í svárari neyð av inflatiónini og um tað ikki átti at verið framprioriterað ein heilan dag meir enn tað er blivið nú og um fólk kunna bíða líka intil í heyst eftir hesumtakk fyri

tað er jú altíðútsett til næsta ár altso alt veður loyst næsta ára verður sagt hjá teimum sum hava havt framsøgurøður í dag í frá samgonguni og tað er sjvandi spell men eg rokni við at at at andstøðan kemur at leggja tey málini fram sum hava við inflatiónshjálpa at gera ella við við við ískoyti av ymsums lag sum er neyðug fyri at tey minni mentn í samfelagnum sum hava tørva á tí kunna fáa eina hjálp og so vóni eg sjávandi at nøkur í samgonguni sum hava hjarta rætta stað eisini aftanávalgið kunna taka undir við við einum sovorðnum pakka sum kemur át á tingborð her innan fyri komandi vikuna tað sama gerseg galdandi innan fyri inan fyri aðra hjálp til til til til til neyðstøtu o onnur sum okur hava snakkað um eisini har eigkur virkuliga at
at gera meira um kravidjórtækið takk fyri
so er tað erling eidesgoard ger su væl takk fyri nú sigur jóhandal atisev maktar ikki tað grøna orkuskiftið lat tað klárar ikki einsamalt aðrir aktørar máa banan eg vil bara siga tað at suðuroyggin var til dømis fýraogfýrs prosent grøna í oktoburmana í fjør tað er sev einsamalt sev erða veldigur felagsskapur sum hevur sum tryggjari kund javnaðn og støðuman streym tá ið streymurin er vekk so er tað sjáldan meira enn hálvur tímum síðan aftur til dømis var hann vekk í fleiri dagar í hetlandi herfyrri og eg haldi nokk so trúligt atjóhandal rennur øðrundir fyri nakrar nakrar aktørar sum vilja inn á banan okur hava fumagnin vvinrøkt sum hava tilsamans ein eginogn upp á tvey hundrað og fýraoghálvtrýss milliónir at teir skulu koma inn og bjarga sev sum hevur ein eginogn upp á fimtan hundrað milliónir tað trúgvi egikki
gjørdi uppá takk fyri
takk fyri ger sovæl jóandal akfyrhir formaður eg haldi a eling eidsgard b sa setas niðu a yggja eftir roksskapin hjá sev og og veit um um ásetingarnar í reglugerðini frá sev so kann cve ikki lána meir en seks sun epilta og tað hava tei gjørt tað var nokt so loft og tað betíðir tað at tað grøna orkuskiftið sum kostar att stað millum sjey og níggju milliardir tað klárar sv ikki einsamalt tað gera tað ikki ja um um tretivu ár kanska men okur sluga nógv skjótari nt tað e hon tí tað er tað sum eg nevni eghavi ikki nevnt nøkum nøvn hvør skal inn tað er bara einki ivast út í at tað má koma onnur inn á banani her fyri at kunna gera ta tansistion ella umsiting av orkuskiftum sum okur vilja hava annar enn seg tað tað eg ikki tvúl um annars viðvíkjandi streymslitin altso eg veit at amerikanarnir teir bumbaði bagdar tvey ár uttan at streymurin fór tá man snakkar um um streymslit her fer streymurin og triðja hvørjn viku í einum landi har í
trygt og gott er tað tað veit eg ikki
so er tað hennrikold ger su vælja hara formaður jóhan dal man búgva illa fyri tá ið streymurin fyri triðju hvørja viku so e okkur spinnar teg galið hjá honum men tað var nð ikki sarligtn eg snakkað um men fyri nøgrum árum síðani so fekk hann dal sev og skrúvna og vanlugbýs teiman ferð um skrúvuna so fekk mann fatur í einum lørum sum skal sgera st av aftur feðan dáli og fungið um skrúvuna á sev og hann blivi hangandi íblíiv hangandi um skrúvuna og sigur tað at tað ber ikst til einki bar til sum føroyingarorðnað altso í suðuroynni aðrukvari løtu sum eru tveyogtjúgu dagar tfimmogtjúgu dagar oktobur tjúgu dagar tveyogtjúgu dagar fullur fer fta orkan at rigga so er tann maka sum pástanda mest sum fer at rigga so avloysir hon allar hasarir útlendsku vinirnir hjá johandal ið við vindmyllum so avloysir ho tir hetta er tann antasmest fantastiska fyritøkan sum nakað land eigur ein gomul kona skrivaði nú ein dagin iður niður r sunnanfyritøkuna her í onglandi hon sat i einum ovni rundan um ser tað var tað einasta hon hevði lovið at
int so honn fer at sertu u skrúr ati hatta dugir ikki fára íð hann sera ov víst at tær klárar sæna uppgávuj
takk fyri jóhann dahl gertsvølleg veit ikki hvørjum heimi henni goldin livir í jú hann livir sjálvandi í aftur í hálvfjerðsunum ella tríggjum staddavekk men men tað er so tað tað er men eg haldi at henni goldin má ásanna tað at vit skulu útbúgja fyri fyri millum sjeyogtríggjar milliardir sum vit ikki seðu einsamans sum gera tað og tað er tað sum vit royna at fortelja fyri henni goldin tað er ikki tøkartvæl okur vita tað at tað tað grønum ork eftir tí krevur tað og tað at tú skal út á opið havið millumumum av aðrastaðni tað krevur eisini milliardir uppaftur og tað at tað er ikki tað er ikki sev sum hevur bygt millumur út í føroyum tað er tað privat tað er tað tað tað tað tað vindur sum er komin á tær tann síðstu tvey árini hann er gold tað er fimmogtrýss megavatni tey eru komin frá privatum og tað er fantastiskt suðuroyskt er sjey megavatn hann er gold av teimum sum verða leveraði av hundrað um dagin sjey megavatn tá tú koyrir fullari orku so tað er nokk neppanaka kunstur til at kunna fáa hana grøna har tú hevur fýra megavatn longu í árum frá frá frá botni so tað er stara snýggjum tá snýggjum mann brúka fornuftina henni gold heldur enn at bara brúka hjarta og fáa ting at fungera

so er ein viðmerking frá annika olsen ger so vælja takk fyri at hann fær frá einari orku yvir til at geva nøkrum menniskjum nakra aðra orku ella eina aðra orku tað er rehabiliteringin sum jóhann dahl var inni á sum eg haldi er er ógvuliga umráðandi at raðfestans undanfarna samgongu at tosa øgiliga nógv um rehabilitering um at styrkja rehabiliteringina eg kundi hugsað mær at spurt jóhann dahl hvussu hann sær fyri sær at mann skal skipa hesa rehabiliteringina og tað er góðsagt serligt um tey sum eru undir sjeyogtrýss hjá hitt liggur hjá kommununum skal tað vera ein felags miðstøð har mann hevur rehabiliteringina ella skal mann hava satellitt
eindir hvar stendur jóhan dahl í tí spurninginum
takk fyri jóhandal ger sovælja tak fyi hara formaður eg eg dugi ikki at siga tað tan skal vera ein ein tel a skrivera tværein ella tríggjar eg veit bara tað at mann milum annað í klaksvík hevur arbeitt øgiliga nógv fyri at fáa nóru reabilitetingina pp á pláss og taðhur mát gørt saman við millum annað wilefjort og øðrum kendum endurvenningarmiðstøðum og tað haldi eg er øgiliga skilagott at mann kan brúka partar avklaksiskar sjúkuhúsi til tað skuldu hava førleikarhar hinvegin haldi eg eisini tað at manneigur at ygja uppá nú er byggimanni jú stórtu úti á landsjúghúsinum hvussu mann kann fáa kanska okkur annan partur av av endurvendingini har tað viktiasta er tð at man færi samskipis tingini og at og at kommunur og land eisini kunna fáa finna tað rætta leistin tað gera uppá tí at fólk tættanir ímillum alla tíðina tað eru hundraðarvísa fólki sum ikki fáa ta neyðugu viðgerðina tí at mann ikki hevur etta hetta økisskipan nóg gott og og og og greitt og tað haldi er ótrúligt spæll tí at nógv av hasir menniskjuni kundu koma aftur út á arbeiðsmarknaðinum ella tay hvussu nógv av teimum og virka
stíða entiveltt og tað et tað er he tað sæssa uppá takk fyri so er tann næsti á listanum høgni hoydal
tað er mangt longu sagt um hesa fíggjarlógina eg skal ikki gera tað so øgiliga drúgt afturat og skulu vit brúka ella samanbera hetta fíggjarlógar uppskotið um fíggjarlógarviðgerðina við ein ítróttardyst so er tað helst rætt at staðfesta at samgongan hevur skipað ov sett liðið hno nógvar góðar bæði nýggjar og eldri leikarar leikætlanin er gjørd hon er góð men enn eru vit í upphitingini eru mest nøkur lop á staðnum nakrar renningar aftur og fram nakrar høgar knælittingar øhog andstøðan er farin eit sindur t sindur út áv bonkin men hon sigur so tað sum ikki ordiga hendir inni áinni á vøllinum tað eigur hon r avmeðan samgongan sigur hon aðrin av men støðan tann at dysturin ikki veruliga byrjaður banurin ikki veruliga kritaður av og tað er tað sum verður í avbjóðingin tað er rætt sum eg sagt at at uppskotið er fyrst og fremst ein framskriving av tí fíggjarlógini sum undanfarna samgonga legði fram øh við nøkrum fáum leiðum sum peikar tann vegin sum sum samgongan ætlar vónandi eisini saman við andstøðuni øh men tó so øhavlopið á fíggjarlógini er eyllivu faldað

og hóast følla fulla lønarframskriving u hóast eisini nakrar átrøkandi ílegur eitt nú í í hjálpmotoroinum hjá smyrli bara fyri at nevna nøkur og hetta er sjálvandi bæði orsakað av nýggjum inntøkumetingum tað er tað sum tað sum ger tað fyrst og fremst men tað er eisini tí at vit í hvussu hava hildið væl lyfti um at vit skulu hava ein haldføran búskap at vit skulu hva vaksandi avlop og at vit ikki brúka alt sum kemur inn tí tað nyttar ikki at fíggja tey átøkutær ætlanir sum samgongan sættu sær fyri øh uttan so at tær eru fíggjaðia fult og heilt so tað verða varandi og ikki verða ein løtuvinningur sum seinni verða ein rokning hjá tí vanliga borgaranum tað er tann einfalda orsøkin til støðuna sum hon er at fleiri av teimum átøkum sum sum samgongan hevur boðað frá sum eg heldur ikki hugsi so ølga langt eru millum andssýri og samgongu tað verður tað sigta í summum førum tær krevja eina haldgóða fígging og tað tekur altso nakað av tíð tað haldi eri fremsta orsøkin til at hetta bleiv loysnin hjá hjá hesum hesari samgonguni rættari sagt í hesum førinum hjá landsstýrnum sum legði uppskotið fram so nú farhand a viðgerð í í tinginum tær nýggju leiðirnar sum eru lagdar fram eru kortini nakrar og eisini nakrar raðfestingar sum undanfarna samgongan gjørdi sum peika ávísar vegir men málini eru greið og hetta skal samgongan eisini ligvera ogtað vónaðiat andstøðan eisin heldur í oyruni á samgonguni til at gera samdir ella ósamdur teð samd ella ósamd tað er at vit skulu gera okkum sjálvbjargin og gerastann javnsetti partur av heiminum tað er sjálvandi eitt av fremstu málunum tað er at skapa ein sosialan javnag við somum møguleikum hjá fólki at virka í hesum landinum og eina umfordeiling har ið ein størri partur av fíggingini av vælferðini verður lagdur á tey frammíggjarrættindi sum ávísar vinnur hava meðan byran verður verður linkað á løntakaran og teimum sum hava minst og eisini á tær vinnurnir sum eisini skulu vera ísum hvønn dag eru í kapping tað kevur eisini ein kappingarfyrimun hjá øðrum vinnum at lækka skattin hjá lág málið er eisini fremja grøna orkuskifti kjoman at lyfta vælferðina heilsuøki almannaøki gera ílegur av útbúgving um mentan ena fyri mentana serliga í í mál og at fáa føroyar á føroyskum kum vit siga og so er tað sjálvandi at virða og virðisøkja alt okkara bæði menniskjasliga og náttúrutilfeingi sum gevur okkum so ómetaliga stórar møguleikar í allari vinnuni í føroyum men lat me beinani siga t tað er nakað tvætt tl at samanbera politikk við einum ítróttadyst vit gera taðølia oftani og longu nú havi eg sæð at tað hava verið nakar takklingar altso ein dystur har andstøðu samgongan skuldu takla hvønn annan ella gera fríspørk ella taka heiðurin á málinum á sjálvmálum tí at í veruleikanum eru vit jú her fyri at fyri at fremja fyri at fremja tey átøkini og tær politisku leiðir vit hava bjóð okkum fram til at gera vegna alt føroya fólk og at gera umstøðurnar hjá tí fólki sum her býr ikki bara nú men í framtíðini munin betur og tá vit koma til hvussu i sum sum milum annað johandal eftirlýstir sína seinastu røðu hvussu skuldu inntøkurnar skapast túvar eisini nevnt á einum tiltaki í løgdshól í gjár sum var gott tað var øgiliga gatfinningarsambond við samgonguni og tann hittaki bara siga tá vit hava bara sita tveir mánaðir tað vórðu eg helt tað gav gav politikki aftan á sál tí hvat erda í veruleikanm vit fara at og a lat meg bara tí fara yvir til tey økini sum eg umsiti sum eg sjálvandi virðihøgt øh inntøgrundarlagi er í stóran mun í okkara vinnum og okkara fjølbroyttu vinnum bæði hjá teimum stóru drívandi vinnunum í útflutninginum sum serliga eru í fiski og alivinna men eisini ala alltann tærakógurin av øðrum vinnum tænastuvinnum ferðavinnu skapandi vinnum alt sum ger tað gjørligt at vit framhaldandi kunnu hava eina burðardygga vinnu í hesum landinum hat vit hava so eina standandi møguleikar har eru fingramerkini á hesari fíggjarlógini heldur ikki øgiliga stór enn hvussu vit kunnu leggja eina á leið har vit skapa størri inntøkur eisini at og tað verður ein tað ver ein dystur millum andstøðu og ongu vil eg næstan siga tíverri at vit eisini skjótt fara at koma við uppskotum sum ger tað at at tær stóru vinnurnar sum hava framhyksarættindi gjaldað nakað meira til at fíggja eina lækking av byrðini hjá tí vanliga fólkinum og til at lyfta vælferðaravbjóðingina sum er stór og haldførisavbjóðingina men karmarnir hjá vinnuni skulu eg vera góðir og her eru nøkur fá viðurskiftir ísi fíggjarlógini sum sum liggja á uttankisogvinnuøkinum tvey øki sum eg haldi hóska væl saman og summi summi av teimum málunum eru sett av undanfarnu samgongu og summi eru eru nýggj í hesari lat bara nevna beinanvegin tað sum bárður nielsen longu tíðliga orðaskiftinum eftirlýsti ogonkur anar havar spurt um tað eisini at hað var eitt vakstrari forð um undir undanfarna samgongu og har var eitt mál tað sum mann kalla fyri útflutningsframa ella eksport fara á einlands eg haldi taðer eitt gott mál men hava valt í hesum uppskotinum at minka htá játtanin sum undanfarna samgonga setti av fyri fyri í tí upskotisuma lagt fram í í í oktobur frá tveimum niðri í hálva millión tað merki ikki at eg ætli mær at niðurprekta ta økið eg eg meti bara tað at vit náa neyvan at brúka meir enn tað av peningi í ár so tað ætli eg mær at hækka aftur seinni tí eg hadi e eitt gott átak og ta ereitt átak sum kann sameinast við tað uttanríðisvirksemið vit hava á sendistovum nevniliga at vera bæði ein marknaðarføroing og ein hjálp hjá er vil siga serliga smærri vinnum smærri miðjalstórum fyritøkum sum ætla út á altjóða marknaðin so tað fara vit at prioritera í ferðavinnuni vóru eisini nakrar raðfestingar sum vit hava hildið fast við onkur spurdi um tað eisini tað er nummar eitt at mann ger ferðavinnu hagtøl aðer ein játtan sum fer til vissu farað og eilands men tey samstarva við hægstovuma um tað og so er tað n játtan til at menna vinnuferðavinnuna sum varð nevnd her beint áður sum er ein týdningarmikil liðugr er at menna føroysku ferðavinnuna øh tær játtanirnar eru eitt lítið sindur minni enn enn tær vóru í undan farnu samgongu tær a tær vórðu eina komma átta tilsamans er nú eina komma seks men vit meta og hava eitt samskift um tað at tað er nokk til at fremja tey málini og so skal sega játan halda fram vónandi í einum veruligum fíggjrlógaruppskoti sum kemur fram so er tað nakar til skapandi vinnurnar og tað sum vit umsita er serliga filmur og tónleikur sum vinna og sum útflutningsvinnuna eisini hog har hava veg sett nakar meira av til filmsfilmshúsið og til tað sum eitur fms altso útflutningstónleikastovan sum liggur í gøtu og hava hartil a sett eina eyka upphædd av til attónleikavinnan kann fáa stuðul úr vinnuframa til átøk sum skulu fáa føroyskan tónleik uttanlands

og so skal eg bara nema við filmsafturberingarskipanina tí ati sum undanfarna samgonga veit og fleiri inni her at vita so eru tað altso stórar filmsverætlanir sum kunnu gerast í føroyum har ið útlendskir framleiðar samstarvið føroyingar kunnu gera filmsfarastalarnar í føroyum og har hava vit jú eina játtan á fíggjarlógini sum er alt ov lítil men vansin er tann at tá ið tey skulu gera avtalur so vita tey ikki so kunnu vit ikki beinan vig siga um tey fáa ta afturberingina sum lógin anars leggur upp til og tað er jú ein lóg sum sum sum er gjørd sum sigur tað at hevur tú soov s nógva føroyska framleiðslu við so fært tú eina afturbering sum svara svara til upp til til fimmogtjúgu prosent tað hugsi eg at loysa við at fáa gjørt tað meira at fáa eina lógarbundna játtan á fíggjarlógini tí at tað tað er taðn einasta mátin at gera at tá ið tú fert í samráðingar við hesi filmsfeløgini og flytti fimsfráleiðararnar so kunnu teir vita a tað ókey tit vita at tit fáa hesa játtanina um tit uppfylla treytirnar nakað sum skipasmiðstuðul og eg vóni at tingið fer ataka undir við tí vit hava eit sindur av samrøðng udir landsstýri vussu vit gera tað men í longu í ár eru nakrar játtanir nakrar verkætlanir sum sum bíða eftir at fáa kan man siga vjáttan ella játtan og so leingi sum mann skal á fíggjarlógina hvørja ferð fyri at gera játtanina so er tað øla ringt at fáa avgreitt tær játtanirna so tað kann eg kunna nærri um visu vis fíggjarnevndin áhugar í tí o kundi eisin hugsa um at tikið tað upp saman við við vinnu og mentanarnevndini so er tað heilsufryðar starvsstovan sum ein týdningarmikil liður í í í fyrivinnuna við øllu teimum góðkenningum og teimum krøvunum sum verða sett bæði hjá alivinnunimen hjá allari aðrari vinnu við og har er har havi vit hildið fram við teirri játtan sum sum undanfarna samgongan eisini settu settu av og tað er ein so nevn smílskipan til til veitarar sum er ein váttan fyri at tú lýkur eisfrøilheilsufrøðlistøðuna ja eghennik old rissasti tí høvdinum at eg havihivt eri eit sindur skeptiskur við tey eisini men nógv siga at eg havi spurt meg fyri bæði hjá fakfólki og øðrum ta siga htað hata hetta skipanir sum virka í øðrum londum so tí haldi at tað er tað er í veruleikanum eitt gott átak og heilsuferðarstarvstovan verður eisini styrkt við øðrum verður eisini styrkt við øðrum átøkum sum sum tey hava tørv á fyri at kunna útinna sítt týdningarmikla starv so er tað landbúnaðurin og landbúnaðurin er jú at fær framt øki tað vita vit men vit hava so sett nakað av eyka peningi av umleið eina millión til stráðfóðrir stráðfóðarstuðulin við tí endamáli at hetta er so serliga eisini fyri ta tað vinnuligu tan vinnuliga landbúnaðin soleiðis at endamálið er sjálvandi at fáa vera fult sjálvveitandi við føroyskum stráðfóðri til til serliga mjólkavinnuna men eisini í partvíst til tiltil til seyð øh og so hava vit sett eina serliga játtan

háfløkt men tað er rætt og slætt fyri at fáa hol á virðingina fyri føroyskum dygdargóðum stuttfluttum mati í øllum samfelagnm vit hugsa seta eina píðligu av sum mann kann søkja um tað hugsa vit til dømis skúlar kunnu søkja um um teir saman við enum framleiðara altso ein ein eini bónda ella velt uni á sandi ella einum grønletdis framleiðara kanska saman við einum einumeinum kokki ella øðrum gera eina ætlan fyri hvussu kunnu vit fáa føroyskan mat inn í skúlarnar dømis í klaksvík eru longu átøk har men nógvastaðni kring landið ertað áhuga fyri tí soleiðis at vit økja virðingina fyri at vit hava dygdargóðar stuttluttar vistfrøðiligar matvørur í føroyum sum eisini eru góðar fyri fólkaheilsuna so tað er eittaðer eit átak sum eg haldi sum eg haldi hevur kann ha fáa stóran týdning men sjálvandi hetta er eitt sonnar royndir at gera smá átøk sum kunnu økja virðingina sum vónandi kann blíva ein meira varandi skipan um tað eydnast væl síðani skal eg nevna at vit eisini hava sett pening av til til nú tað verðr nú vra nevnt marknaðaratgongd t tað verður sett stóra orku inn upp á at bøt um okkara viðurskifti við es eg fari ikki at lova til lætt tað vita vit øll sum hava fingist við tað men vit hava sett eyka orku av til at fáa ein so nevndan føroyskan ráðgeva inn í es systemið fyri at koma víðari við bæði einari einari paryvirlýst saman við es men eisini at fáa bøtn um okkara handilsavtalu og hava eisini sett eyka pening av til tað arbeiðið skal gerast nir á sendistovuni í prosell til at fáa framt hettar her tað haldi eg hevur týdning øh og so havi eg nevnt kanska havi eg brotið mítt egna lyftir við at nevna nevna tað alment áðrennmanna við utanandsnevndini men eg haldi estóra undirtøkan fyri tí at undanfarna samgonga arbeiddi við einari sendistovu í washenton tað haldi e heur stóran týdning um vit høvdu skotið upp at byrija fyrireikingarnar so hon kann byrja í fýraogtjúgu og hava sett eina minni uppáhætd av her øh tað haldi eg kann hava somun týdning eisini og so erur setti peningar av til at fyrireika heimtøkuna av loftrúmni og htað hugsa vit so at at hon at tann tann heimtøkan ella yvirtøkan kann fáa virkna frá komandi ári men vit seta longu nú pengar av til at í veruleikanum til at fáa inn tað føroysku serfrøðina vit hava á økinum vit hava nógva ymsa serfrøði tú snýr seg um at bygja up ein lofferðslumyndugleika at umsita okkara loftrúm at gera ein radara og alt tað so tað vil sett ppeningar tal at gera og vit hava í í veruleikanum roynd fólk ella dugnaligu fólk í føroyum sum kenna neglatær her á mongum ymiskum økjum tey ætla utat fáa samlað til at ger eina ætlan fyri hvussu a koma vit á á mál við at skapa bæði okkara egnu fyrisitingarósin man eisini tey tey høgt tey størvini til til til høgt útbúgving fólk sum koma at fáast við slík viðurskiftir so tað vóni eg eisin t vit kunnu fáa semju um øh so skal eg nevna nakrar spurningar altso johadal nevndi dupulsskattaavtalurnar tær eru ein stórur báði og eisini tað vit hava alt ov fáar fríanis avtalur og eg fari ikki at lova tað tað hendir av sær sjálvum men vit seta alt inn upp á tað og eisini at loysawtomálið har hava vit eisini tryggjað okkum at vit hava bæði fólk og orku til at gera tað hóast at orka tað nakað skerd í uttanvíðisvinnumálaráðnum síðani teir umleggingarnirsum eru fara fram so við teirri vón harra formaður so vóni eg at vit kunnu fáa avgreitt hesa fíggjarlógina sum altso fyrst og fremst er eina upphiting áðrenn teir størru dystirnar og tey tørru størru sløgini skulu vinnast ikki minst fyri tey
sum tørvar tað mest í hesum samfelagnum takk fyri so eru nakrar viðmerkingar og tann fyrsta viðmerkingin er hjá órna
skoli ger sovælormaður fleiri av samgongutingfólkunum sum hava verið uppi í dag hava nevnt tað at ella eru misnøgd við tað at tað ikki er ein inflatiónshjálp ella ein skattalætti sum hjálpir teimum sum eru ringaststillaði her or nú høgni var eisini høgni hoydal var eisini eit lís sindur inni á tí og sigur at tað er nakað sum hann arbeiðir við men eg fari at spyrja metir høgni hoydal at tað er viktigari at fíggjarlógin hevur eitt yvirskot p á hundrað og fjøruti milliónir enn at mann kanska nú brúkti hundrað milliónir at hjálpa teimum sum vóru ringa stillaði og harvið bara hevði eitt yvirskot upp á fjøruti milliónir eg skilji ikki ordiliga hví mann ikki komin við einum uppskoti
saman við fíggjardag takk fyri
takk fyri høgni hoydal ger so væl ja hatta er eitt eitt sakligt sjónarmiðuhaldi sum orni skóli føri fram nei tað er ikki altíð viktig ast bara hava yvirskot á fíggjarlógini taðstað snýr sig um eg eri fólki sum per býr men tað er týdningarmikið at tey átøk vit gera eru fíggjaðir og uttan at fara inn í ein andstøðu samgongudyst við taglingum og øðrum tílíkum so hevur okkara avbjóðingar politisku skipanini altíð verið nú hava tð havt langar tíðir við við uppgongd og góðar tíðir at vit ikki hava at dugað at sett fígging av soleiðis at tá skipaninr vit gera eru eru eru haldgott fíggjaðar og tað teira ikki við tí t gera skipanir sum vit ikki hava funnðeina fígging til men hetta hetta málið ja eg kann gott siga at vit vit áttu helst at havt tað frammi nú tað er tað bleiv sosi heilt liðugt men tað er atlan t kemur heilt skjótt altso verða avgreitt heilt skjótt hóast handa fíggjalógan her løgd fram og hvussu teir upphæddirnir eru tær tori iki at siga nakað um men ja nei yvirskoti heur ikki hevur ikki meining sjálvan sær uttan so at tað skal gera okkum sjálvbjargin og tryggja tað at øll átøk sum vit gera eru hundrað prosent fíggjai tað er eit lyftir vit ava it vit vit fórtil væl upp á allir flokkarnir og tað mugu vit halda so so so tí tískil skilji eg væl ótolini eftir tí øog eg veit arbeiðið koma e rætta langt
men tað má vera fíggjað og haldgott tað sum vit gera annars hjálpir tað ikki nøkrum takk fyri
so er tað hervør pálsdóttir ger so væl takk fyri landsstýrismaðurin hann hann viðmerkti í sínari røðu eitt sindur av tí sum eg ætlaði at at nevna her í mínari viðmerking men síggja til dømis at filmshúsið fær eina eina munnandi hæking og tá á fmx eisini meg hugsaði spyrja landsstýrismannin bæði um um tærið altso játtanir sum eru hækkaðar men eisini um endurgjald og filmsverkætlanir hvørjar ætlanir landsstýrismaðurin hevur á hesum økinum eisini mun til at styrkja
tær kreativu vinnurnar í føroyum
akfyri høgni hoydal ger sovæl ja nú eru tey átøkin sum eg haldi vit eiga at gera sera stórar átøk fyri at lyfta alt tað sum eitur skapandi mentan og list í hesum landinum sum jú er so nógv drivið av ikki á marknaðarkreftini tsum ma hugsaum marknaðarliga sum tan mesta av tíð ber seg ikki tað sum tað sum liggur undir uttanfyði vinnumálaráðnum tað er tað sum vit kalla fyri tann vinnuliga partin filmsvinnan er ein vinna sum eru stórari menning eisini í føroyum ost honr bæði í í í í menning sum list men eisini sum vinna og við at økja hesar játtani til fimmshúsið og til og til fms sum er útflutningur av føroyskum tónleiki fyri føroyska tónleikarvinnum so halda vit gera góð átøk men eitt stórt tak er altso at fáa eina skipan har ið afturberingin til filmsvinnuna sum eg veit at helgi abrans situr her eisini arbeiddi við at hon verður skipað sum ein lógarbundin játtan eisini á fíggjarlógini soleiðis at tá eima ferð inni í samráðingar hetta jú stór feløg ofta og beint nú er er jú ein ein festivalur berlin har ið filmsfólk í føroyum skuldu tosa við stórfeløg og annað at tey kunnu siga jan vist tiy koma til føroya so er hetta skipanin sum er galdandi so tað verður tað næsta stórra takið á hesum økinum undir tí sum hoyrir utanríssráði umframt tað vilja brúka meira okkara sendistovur til at fremja føroyska mentan og list og vinnu har tangda til eisini út í heimi
takk fyri
so er tað helgi abramsen ger sovæl harra formaður ja nú byrjaði høgni hoydal so skemtiliga við at samanbera við fótbólt til ítrótt og hensiga ati landsstýrið bara eg kom til upphiting og tað fara t itminnast minnas á á ta útvarpi blili at senda morgunfilmina fyri tað søtta renna á staðnum ella runt í rúminum eg veitiki umtað er hartil mann er komin men annars dámar nógv sum høgni hoydal nevndi til dømis hettaher kemur til filmsvinnuna altso vit høvdu ein stórt stóra trupulleikar tá iy trom komu til dømis og og tíbetur gekk tay ígjøgnum men men tað er gott at mann fær eina skipan so sum mann veit nøkur undan hvat hvat er mann hevur arbeiða við tað sum annars fær meg attaka kenna viðmerkta er hetta her tøkugjøld í alivinnu tey eru tikin burtur í hesum her
hvørja ætlan hevur mann har
takk fyri soer ta høgni hoydal ger so væl ja eg hevi eist roknað við tann spurningurin kom og har kann eg siga tað at tað sum landsstýrið arbeiðir við tað er jú broytingar í tøkugjaldinum og tað er eisini fráboðan og at vitieru komin nokk so langt við tí men fara sjálvandi eisini undir at fáa lagt tað fyri bæði vinnu kommunur og gjarna eisini ella tað er hvussu mítt mál at vit eisini hvussu fáa umrætta við andstøðuna eg veit ikki um andstøðan e vil vil innan forhandling um tað men tað fara tú hvussu at bjóða inn til og so verður tað uppskotið lagt fram tað er tað er planurin men eg fari ikki a siga so nógvum hvar innihaldi er íti nú men men aðtað er
er í gerð og eg komi reiliga langt takk fyri
so er tað ein viðmerking frá annika olsen-svøl ja takk fyri eg haldi ikki at mann kann siga at landsstýrismaðurin stendur á staðnum og er undir upphiting eg haldi tað virka sum hann er langtjanin farin til sjós tí at her eru ómetaliga nógv spennandi ting sum landsstýrsmaðurin var inni á hannum rættiliga og mær dámdi serstaktliga væl tað sum hann nevndi undir kreativu vinnurnar serliga er við at finnaða nú kann síggja fram ímóti at tað verður ein lógarbundin játtan soleiðis at tað kemur í trykkalegu tí at tað hevur eisini stóran týdning í mun til ferðavinnuna at føroyskt kemur út um allan heim sum landsstýrsmavin var inni á men tað sum mær dámdi allarbesta var hetta her við stráfóðrinum og at mann fer at fokusera meir upp á stuttfluttar føroyskar framleiddar vørur tað kann fáa stóran týdning í mun til tað inflatión og annað sum okur hava sum okur hava í løtuni eisini í mun til ja tað at okur styrkja føroysk framleitt framleiddar matvørur men tað sum

takk fyri so er tað høgni hoydal ger so væl ja eg fegnist sum annika olsen heldur at at at har eru nøkur fet í hesum her eg haldi tey eru smá enn tað haldi eg fæst við eisini tað sum er á á landbúnarøkinum viðvítjandi filmsvinnuni nú liggur filmur eisini sum listagrein á økinum hjá siðurstenberg undir undir mentanini og eg meti bæði at taðhevur týdning bæði fyri ferðavinnuni og fyri at seta føroyar inn í heimin og fáa heimi til okkara men tað hevur sanniliga eisini týdning fyri menningina av tí føroyska málinum altso okkara stóra avbjóðing nú er tann at okkara ungu ella næstu ættarliðin upp aftur meira hava meginpartað sínt samskifti á talgildum miðlum og skulu vit skulu fáa føroyskt málmenn so má tað eisini vera sera nógv á films og sjónvarpsframleiðsluvinnuni ella tí sum hevur við myndgerð og og myndatilfar at gera tar tað eina av viðvíkjandi landbúnaðinum su er landbúnaðarstavnið á klaksvík leygardagin tað kundu geras klammurfyri har fyr at legja fram okkara mál fyri landbúnaðin øh men men mítt mítt svar er at fyri at gera fyri at fáa matfullveldi í føroyum nú skal hennerold kanska ikki lurta ella vera sjálvbjargi við matvørum nógv størri mun so mugu vit eisini inn við studningi og nú hækka vit stráfórstovnum vit mugu hava studning enn tað sigur bara beint sum her og tað fari eg at fari g at arbeiða fyri og at hendrikold
úti á sendistovuni fara vit eisini at hava spæl føroysk viku í í íí tí vikuni sum verður í marsmána tú hopið athenrika old kemur á vitja niðri í london og hoyra øroysk eisini í onglandi takk fyri so er tað einiviðmer
bísing frá beini johannesen ger so væl takkfera formaður íg haldir g eru nógv góð ting her beint millum annað innan lambina sunnay landsvírkismaðurin hinn ja nógv góð góða ravfesting hærbeint og e eitsi púra samdur tá tað kemur til hesa afturbyrjingarskipanina at sum hon er sett saman í dag so er hon kanska ja rættiliga avmarkað kannman siga ímóti hvatfyri møguleika annars eru nú var landsmraðuireinsinir grødd frá heisini hir við eyxsfort frá rainlinds og tað var so sær at tað varu tvær milliónir settar av í tfíggjarlógupskoti sum bleiv borið niðan í heyst stendur jú eisini viðmerkt her í í fíggjarlógini at tað krevua jú fimm milliónir krónur fyri at seta ordiliga stovn og sum eg skiltji læna tá í hest so var tað tvær millónir tað v bara ein byrjan til eisini tað mann fór at koma har upp so hvusu eg tankar eru aftan fyri at mann koyr a heilt niður á fimmhundrað túsund nú og ætlan mær tú kasska ikki í líka søgorana ella líka
skjótt seta hetta á stovnar ella hvussu takk fyri harra formaður
takk fyri høgni hoydal ger su væl jú hetta ereitr ein serarøtt meting hjá hjá beini johannessen at tað sær út sum ei niðurraðfesting og tað er royn at siga at tað er tað ikki hetta er isini en praktisk a orsøkum tí at eg hugsaði t tað t vit koma á neyvan í gongd við tað og eisini tí at ætlanin fyri eysport far á einlands liggur kki serliga greið hon er nevnd í í í í vakstrarforðrumsætlanini og eg havi sæð tað sum at vit eisini kunnu brúka sendistøvur til at fáa bøtt um marknaðaragongdina ogog hjálp serliga smærri um iðjalstórum fyritøkun fórum inn á marknaðin og teð komu eitt ynski frá fleiri fleiri fyritøkum men eg meti bara ikki at vit eru nógv klár til at vit fáa brúkt meiraennfimmhundrað túsund tað kann gott vyri eg taki feil men eg tað stendur eisini við eg taki undirvið tí málinumsum vav sett at vit brúka v fimm milliónir veruliga fáa tað í gongd eg kann bar ikki lova tað at vistu hevði trígjar milliónir at eg fái nakað burtur úr tí nú so tað er ein partur av tí entað r eisini fyri at kuna flutt nakrar pengar yvir til til dømis landbúnaðin so fyri at siga akkurát sum er taðer tatðr tí tað hevi gjørt so so so so hetta eru smærri smærri prioriteringar og eg skilji væl vussu onkur eitt idur harmurin vað sær niður preoteringina men tað ikki ætlanin niður í pretera ætlanina umat
eyðsparforeldans eg haldi hon er sera góð takk fyri
so er tað liljan veihe ger so væl takk fyri eg var í ein matvørihandil nú ein dagin og og gekk forbí búffarnar har og har lógu nakrar ordiliga góðir búffar frá einum merki sum eitt stórur garður hugsaði at tað var tað fantastiskt at eg kundi keypa føroyskt neytakjøt í matvørihandlinum men so vendi eg pakkanum við tá vísti eg at tað var nú selendskt neytakjøt og mín spurning er slísi um hetta er stuttflutta sum eg haldi er ógvuliga gott at hava fokus á tað er gott fyri framleiðar tað er gott fyri umhvørvið og tað er eisini gott fyri ferðavinnuna serliga vinnuferðavinnuna sum eftirspyr føroyska framleiðslu nú nevndi landsstýrismaðurin at mann ætlar sær at gera hetta her smíl merki kundi mann kanska hugsa at gjørt eitt føroyskt merki sum eyðmerærki vøroyskt sum er føroysk framleiksla og so eitt afturat eg hugsi tað er onnur enn eg sum ynski at keypa føroyskt ber tað til at gera prísin kappingarføran
sal hvussu vil landsstýrismaðurin virka fyri tí
akk fyri høgni hoydal ger su væl ja hatta var nóg ett sera gott hugskot vit hava mangan at tosa um at vit heldur ikki hava havt serliga serliga góðar merkingar føroysku vørunm vit hava tey norurlendsku svanamerki og tílíkt so eitt merki sum segði at hetta var stuttligt og framleitt lokalt á staðnum og uppfuldu ala tær treytirnar sum ar heimirin skíggjareftir fyri fyri eisini at at at minka um seotvey út att annað tað kundi vera eitt sera gott hugskot øh men annars hvussu vit fáa føroyskar landbúnaðarvørur hugsa vig serliga kappingarførar umframt tað sum eg nevndi so hugsa vit eisini at fáa styrkta afturveltuna í í sandoynni kanska megin garsunarræta hava tað eisninakrar pengar til tí tað eru nakra ymsar kontoir her men tað fremsta er nú prøvaði tað tað her men men tað sum tað sum eg havi hildið vera eitt gott átak eg veit gott at summir summir út ívinnuni halda tað ett sindur eitt sindurkappingar avleirani gera tað eg kundi ynskt mær at allir teir almennu stovnar sum gera mat og tað er bæði úti á heium ogog landsjúkrhúsi sovíðari at vit fingu avtalu at tey eisini fóru at keypa hesari vóru avtakarar av hesum føroysku matvørunum tí tað hevði som kanska fingið prísin niður so tað var lættari hjá tí vanliga borgaranum sum ikki so ógvar pengar sum hendi at keypa hasar vørurnar heldur en skulu velja tær bíliga orsakað av av pm so tað er tað er eitt átak og so annars fáa meira studningur enn eg sigtita beint so her tað erat tað mugu vit gera øll onnur londo um okum hava tað og bara fyri at taka dømi í lambanalógini hjá íslandi og norraa sendast í fyrsta grein endamálið við landbúnaðarlandbúnaðar lóggávuni er
at framleiða dygdargóðar matvørur til hetta samfelagið tað sendir ikki hjá okkum ja takk fyri so er næsti røður á listanum er djóni nolsoy joensen ger so væl
ja nú er nógv sagt her í dag um fíggjarlógina og á tí økinum sum eg var av sum hevur við børn og útbúgving at gera so eru tað ikki ta heilt stóru broytingarnar í raðfestingum frá undanfarnu samgongu tó so ati eg í eisini í samband við samgonguskjalið har tað ikki stóðu nakrir pengar á til fólkaskúlan so havi eg fingið umraðfest nakað so tað blívur eitt sindur til fólkaskúlan og tað er serliga til at styrkja flokslæraraskipanina og leiðslupartin

og sum vit hava hoyrt um í síðstuni eisini so nógv fokus hevur verið á hetta her við hvussu vit í framtíðini skulu raðfesta okkara fólkaskúla so verður eitt tilmæli í handil í næstum sum at taka útgangsstøði í sum eisini verður raðfestingarnr til næstu fíggjarlóg liggja í og sum eg eisini kom inn á í munnligum fyrispurng í gjár so fara vit eisini har at rætta eina hond út til andstøðuna um at fáa eitt so gott úrslit ella so frægt sum vit nú fáa í mun til teir pengarnar su verða játtaðar til at fáa uppraðfest fólkaskúlan tí tað er tað er upp á hægstu tíð nakað annað innan fyri økið kann man siga tað ertað sum vit hoyra á nógv um hesum døgum hetta heru manglin upp á námsfrøðingar har er tað nú so játtaði pengar til setrið at fara í gongd við ein eyka flokk at taka inn og tað er eisini í tøkum tíma tí at tað verða tikin inn nú í nærmast framtíð og og so passar tað væl við at tey kunnu fara undir at fyrireika tað sum skal til fyri at taka hendan eyka flokkin upp tað fer sjálvandi sum nógv at vera inni á fyrr í dag í kjakinum tað fer ikki at loysa nakað her og nú men upp á longri sigt so er tað eitt gott tekin um at vit eru fara at seta við á tí økinum so annars so eigur mann at gera alt tað sum stendur í at bevara tey fólkini sum eru økinum í dag tí tað er ein fluggjan og og har haldi eg mann kann siga at felags fyri samgonguna at mann fer út á umsorganarøkini við einum lønarlyfti og einum at mann bstemma seg til tað og ati mann styttir arbeiðsvikuna eru ting sum kunnu fáa fólk at at støðast meir á umsorganarøkinum og verða verandi har og verða nøgd við tað arbeiði sum tey gera har

tá tá tað kemur til gransking so eru nakrir pengar játtaðir til tað eisini í mun til nøkur hagtøl om so framvegis ikki stórar upphæddir men allíkavæl nakað kampusætlanin hon e er øgiliga spennandi sum fleiri h vera inni á eisini at tað verður ein at tað verður miðsavnað her á á á frælsinum og har eru so í fíggjarlógini liggja so fýraogtjúgu milliónir til at fara í gongd við ati nýtomaserað og renoverað bygningarnar á venjingarskúlanum umframt at tríggjar milliónir eisini verða settar av til ati staðseta tann nýggja høvuðsbygningin sum verur líkasum hjartað sum eg áí kampusætlanini har sum tað eisini eru bæði umsiting og og undirvísingarhølir og so framvegis so tað er jaligt og tað er eisini nakað sum undanfarna samgonga skal heilsa o siga

í teimum á teimum vitjanum sum eg havi verið líkasum nú innan fyri skúlaøki og øðrum økjum so er tað nakað sum gongur aftur tað er hetta her við tí føroyska málinum har tað eru avbjóðingar á á nógvum frontum og tí er tað eisini gleðiligt at vit hava funnið pengar til at framleiða føroyskt undirvísingartilfar týdningarmikið at hava fokus á tíð tí nærmastuframtíð tí at vit mugu vit mugu halda fokus og og at at lesa nógvið okkara børnum og so framvegis tað verður tað lagt upp til og og tað er týdningarmikið nú tá ið nógv ferð fram á teimum talgiltu miðlunum og og at tit eisini eru við har á tí økinum og otí er tað gott at nám verður uppraðfest í í so máta nakrar smáar játtanir er eisini til sernám at menna tær tænasturnar sum eru har umframt eisini at tað sum hevur verið frammi um skúlan á trønni við dagføring av av skúlagarðunum har sum eru ja faktisk ikki nakað verur gjørt við í í nógv harans ár og og tí er tað eisini ein ei ein ein góð ikki stór íløga men góð íløga til at fáa byrjan upp á ta arbeiði at tey børnini sum eru har eisini verða stimbraðir meðan úti í teimum skúlagørunum

uni holm johannesen var inni á tí fyrr í dag heta her við við yrkisútbúgvingum so hevu mann ikki fingið rúm fyri tí í hesum men sum sambært gonguskjalinum so er tað eisini nakað sumsum skal raðfestast eisini hettaher við vaksna útbúgving og av tí ikki kom við hesi ferð so er tað nakað sum skal raðfestast hvussu fer ein partur av tí at vit fáa fleiri yrkisútbúgvingar ella og hvørjar skulu so eisini velja onkra burturúr alara kasku man siga útbúgvingin í í vestmanna er øliga spennandi at hyggja nærri at og so framvegis so har eru nógv har eru nógv gott í í í spæl er eisini nakað við at vit fáa vinnuna upp á teir nótarnar at mann arbeiða kanska saman fram móti nøkrum í framtíðini í føroyum so at vit styrkja tær útbúgvingarnar so tað hevur hægstu raðfesting til komandi fíggjarlóg tað er líkasum tað sum hevur við tann partin sum hevur við útbúgving at gera hin parturin sum eg atlai mara nevna líka í mun til sum sum ikki verður raðfestur sum so nógv ella yvirhøvur

sum hevur við barnaverndarøki at gera sum er ein ein partur undir ráðnum nú so so kann eg hvussu upplýsa ella sjált um tað ikki er pengar í tí beint nú so so ella í hesari fíggjarlógini so verður tað arbeitt eisini við at dagføra barnaverndarlógina har eru nógv ting sum mann skal hyggja at og og og dagføra tað arbeiðið er í gongd tað bleiv sett í gongd av undanfarna landsstýrismanni og og og har er tað nakað eisini við mann kemur in á arbeiðsviðurskiftini hjá fostufamiljum sum skulu betrast fyri at vit taka fleiri røðara hava verið inni á hter við tí fyribyrginbyrgjandi partinum og har kunnu vit gera ein ein nógv størri innsats áðrenn tað blívur til barnaverndarmál vit kunnu styrkja arbeiðið rundan um ta fyribyrginda arbeiði rundan um familjuna í nógv størri mun enn vit gera í dag tað verður seg bæði úti í nærumhvørvinum har sum familjan líks og har hava havt nakrar fundir longu nú við barnaverndarstovuna og tey sum arbeiða við familjuarbeiði í føroyum har kunnu vit gera t samstarv millum land og kommununur har tað er eitt eitt slag av lággottartilboð til familjurnar sum kunnu uttan at tað skal blíva eitt barnaverndarmál at tær kunnu fáa hjálp og vegleiðing áðrenn tað kemur so langt og so eru tað fleiri modellurmankant gera tað eftir uttan at tað pjøðist at kostar so øgiliga nógvar pengar tí tí at ráðgevingin longu p á nógvar mátar er úti í kommununum sum nú er at vit fáa sett inn ger ein innsaks felags innsass á at forða fyri nøkrum óhepnum gongdum í í í barnaverndarmálunum so har trúgvi eg upp á at vit kunnu fyribyrgja øgilia rættiliga nógvum vis vit styrkja tann partin og tað ætli eg mær s at hava fokus á til komandi fíggjarlóg at vit seta pengar av til tað

nú er so í tá að kemur til barnavernd so hava foreldur øgiliga ymisk rættindi frá tí tað byrjar sum eitt mál og aðrastaðni hevur mann tað sum eitur at mann mann fær luta at man kann bjóða fram ein stuðulspersón tá ið tað blívur eitt mál so at tær familjurnar ikki føla seg so einsamallar í dag er tað soleiðisnar at tey fáa advokat umboðan vist tað er at tey ikki ganga við til tar ætlanirnar hjá barnaverndini tey sum samtykkja ella ganga við til tað tey hava ikki rætt til nakran men tað e ar ølga týdningarmikið allíkavæl at vit hava fokus á tí eisini fyribyrgjandi messiga har heima at tey vera hjálpt ella fáa ta møguleikan at ati blíva ráðførd so hvørt sum sum málið koyrir ty er við til at dempa trúgvi eg nógv av av teimum ivamálu sum tey hava og og tí frostratiónini sum tað annars er at fáa at vita tað at tey ikki ella at barnið verður sett heiman og so framvegis so har er eisini nakað sum eg ætli mær arbeiða við og tað t arbeiða havi í sett í gongd fyri at kanna møguleikarnar fyri møguliga útella menna tað sum hevur advokat umboðin at gera ella at at familjan fær tillutað ein stuðulspersón frá tí máli byrjar so tað er eisini nakað sum verður spennandi at fylgja upp og hyggja upp á um hvat kann lætta seg gera í gjár ella fyrradagin far handa mær eitt tilmæli um børn við sálarligum og sosialum avbjóðingum og sum fleiri av røðarunum hava verið inni á fyrr í dag eisini so er tað loysnin at ella ein partur av loysni er at vit staðin fyri at taka barnið burturúr og og sum tombehandla kanska tað at at vit gera innsatsir á økinum sum sum hava fyribyrgjandi effekt og og tosa um felagsskapin út frá felagsskapinum at vit mennast og styrkjast í einum felagsskapi við tað verður iei ítrótturin tað verður seg skótar og onnur góð ting har sum barnið inngongur í at tað er tann vegin at vit skulu arbeiða og hyggja eftir tí systemiska altso tað vil sig alt tað sum er rundan um familjuni heldur enn bara einkult einkultar trupulleikar og so framvegis at tað er tann mátin vit eiga at arbeiða frameftir og politiskaskipanin eisini kalsku man siga raðfestir eftir tí loysnin heldur enn at at kasku hyggja for nógv eftir akkurát problematikkinum men efeftir líkasum heildini heldur enn so tað er øla spennandi at fylgja upp uppá ta tilmæli og og tað fer at koma nokk nýtt um tað eisini seinni í víðari arbeiðinum í ráðnum sum hevur við børn og ung at gera

eg haldi tað ati samanumtikið so kann mann siga tað at her var ikki nógv at gera gott við kann ann siga í mun til ta ta fíggjarlógina sum har men tó so her er onkur batar sum mann kann byggja á víðari frá undanfarnu samgongu sum eisini hevði raðfest nøkur av hesum tingunum so altíð alt so gleði mann seg til at hetta henda her lógin fer ígjøgnum fíggjarlógin og so at vit kunnu arbeiða við nøkrum øðrum tingum til komani
takk fyri harra formaður takk fyri so eru onkrar viðmerkingar og

takk fyri djóni nólsoyaronsen ger so væl ja takk fyri harra formaður og takk fyri fyrismýringin uni holmur hannesen ja út frá tí sum sum fyri liggur so arbeiðir nám við fleiri útgávum bæði á tí tá tað kemur til bøkur og og lesi lesi vanirnar generelt men eisini á tí tí talgiltapallunum sum sum eru og og tí koma játtanirnar sum tey fáa eisini til at at byggja undir líka sum tað arbeiðið og at seta meira fólk til at hvussu arbeiðið við hesum er tí tað er nakað við at tað ting ganga skjótt og tað at fer at vera hvussu upptudeyt við við øllum tað sum fer fram so skal tað sum skal umsetast og tað tað tað er tíðarkrevjandi og tað sum eg havi fingið upplýst frá námi ella tí arbeiðini sum fer fram har so er tað fyri mann hava leggja dentin á at framleiða bæði meir og skjótari enn enn enn tað verður gjørt í dag so so tað er góð boð í mun til alt tað tær ávaringarnar sum vit hoyra
verða umaftur at verja tað føroyska málum takk fyri takk fyri so er ein viðmerking frá
inguni samelsen ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi hetta er serstakliga viktigt ella týdningarmikið sum landsstýrismaðurin var inni á hetta her við fosturfamiljum og eisini við familjum áðrenn har tað eru kanska trupulleikar við børnum hetta her við at mann fær ein stuðuls persón ella mann fær eina vegleiðing beinanvegin so at har trúgvi mann kann fyribyrgja nógvum og tað at tá tað so kemur har til at tað er neyðugt at hava fosturfamiljur at mann so ger alt sum mann kann fyri at tær kunnu virka sum ein familja at tær veit gott at landsstýrismaðurin ikki varar av øllum men at mann tekur allan pakkan at mann fær umlæting mann fær frítíðartilboð og sovíðari sum aðrar vanligar familjur tí at at avleiðingarnar av ikki at fáa tað tær eru øgiliga dýrar bæði menniskjansliga og fíggjarliga so tað hevði verið fantastiskt at tað bleiv gjørt nakað við tað sum
nlandsstýrismaðurin sigur hann fer at arbeiða viðtakk fyri
gjóni nols joensen ger sovæl takk fyri og takk fyri viðmerkingina eykum samuelsen ja tað er eitt av mínum hjartamáli kann mann siga at vit gera hetta her so smidligt sum gjørligt fyri tey børnini sum vit seta heima sum vit hava evstu ábyrgd av tí tað er so mikið stórt inntriv í familjuna og tí hevur tað kanska verið tey síðstu árini nógv fokus á at vit kanska tá ið vit seta heiman at vit so koyra tey okkara landsstovnar sum eru kanska dýrir í drypp á nógvar mátar har mann heldur kanska eigur at spesialisera fosturheimini og kanska úti í úti í nærumhvørvinum tí at tað hevur ein fyribyrgjandi tað er ein tálmandi og fyribyrgjandi effektt men tað krevur so tað at vitog av tí atetta er eisini kommunalt umráði at barnaverndarstovan varar av so so mugu tær fáa tær amboðini til at gera sítt arbeiði og tá tá tær skulu hava eina fasta umlætting tey skulu verða lønt eftir tí kansk mai siga ting sum barnið hevur í mun til hvat hvat tað krevst a so t tað eru øgiliga nógv ting har sum sum eiga at betrast fyri at vit styrkja fosturheimnin
er nógv meira enn vit gera í dag takk fyri harra komna takk fyri so er ein
ein viðmerking frá bári av lakuni jager so væl takk fyri harra formaður og takk fyri djóni nolsø joensen fyri eina áhuverdarøðu og tað er gott at hoyra hvat eg liggur í í ætlaninum frameftir og trúgvi tað er hvussu r nógv mann kann arbeiða saman um og tú nevndi hetta við við málinum at arbeiða fyri at fáa føroyskt inn á allar møguligar samskiftispallar so víðari og tað fari eg at heita á landsstýrismannin um at at seta gongd á ongantíð for skjótt føroyskt er hótt haldi g vit kunnu siga og so hugsað eg bara eisini at spyrja um hett her við fólkaskúlanum tað eru nógv nógv góð orð í samgonguskjalinum í sam band við fólkaskúlanum veit landsstýrismaðurin nakað um nær kunnu vit vænta at síggja nakrar ja nøkur úrslit illa
ja takk fyri
so er tað gjóni nols joensen ger su væl takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingnar bárða lakini og har vil eg siga sum tað fyrsta at tað verður gott eisini at fáa kansu man siga í mentanarnevndini ela at fáa eisini tey sum sum eru í tinginum í dag fáa tær afturmeldingarnar í mun til hvørji ynski í mun til tað tilmælið sum kemur nú sum eru á gottuni og har eru kanska realistiksæ so er tað kanska ikki at mann kanska fær alt við men vit mugu byrja onkustaðni tí tað er tað er upp á tíðina nú at vit skulu handla á á fólkaskúlaøkinum so at mann sær nøkur úrslit av at tað verður lættari hjá lærum at vera har saman við børnunum at tey fáa frígivið at kunna hjálpa hesum børnunum so nógv sum gjørligt at t ikki sita for nógv børn eftir og hanga og ikki fáa ta hjálpina sum tí er tað neyðugt at seta inn á tí økinum og og tað krevur at vit uppraðfesta nakrar tímar og at seta og eg torført hjá mær akkurát nú at siga eg eg tori ikki ordiliga at leggja seta dato ella nakað á meni men tað hevur hægstu raðfesting tað og málið sum bárðralakini eiini nevnir tey bæði hava høgaraðfestingkann eg
kalaiso siga takk fyri harra formaður takk fyri so skal eg bara viðmerkja at visti eru onnur ting enn tingarbeiði sum eru áhuga í tinginum so fara út og kjakist og vista er okkurt annað sum skal gerast inniher ikki órógva orðaskifti tann næsti at røða er
vit hava sum tit jú øll vita so hava vit tikið stig til eitt umhvørvismálaráð har sum nøkur økir sum fyrr hava verið nakar niðurraðfest tey næstu árini fara at fáa størri rúmd tað eru bæði bústaðarmál arbeiðsmarknaðarmál og so eisini ikki minst náttúruorku og umhvørvismál o tað er nevnt fleiri ferð í dag at hetta her fíggjarlógaruppskotið sum er lagt fyri tingi tað ikki er ein heilt nýggj fíggjarlóg men byggir á ta lógina sum varð løgd fram í heyst og at tað so er umraðfest innan fyri tey ymsu økini tað hevur eisini verið funnist at frá andstøðuni at onkur hevur sagt haldi at tað er eingin politikkur í hesi fíggjarlógini tað er eingin loyna at eg til tær seinastu fíggjarlógarframløgurnar sum tingfólk hava funniðst at at nóg nógv ikki er sett av til umhvørvisvernd til náttúru til veðurlagspolitikk í hesi fíggjarlógini so hava vit um ikki annað megnað at føra tey átøkini í veðurlagspolitikkinum út í lívið sum pengar skulu setast av til nú tað var annars ikki við í tí uppskotinum sum var í heyst alt hukki alt umframt at tað er eydnast at fáa onnur góð umhvørvismál á skrá eg vildi sjálvandi at tað var meir men hetta er ein byrjan og næstu fíggjarlógirnar fara at raðfesta náttúruveðurlagspolitikk og umhvørvi í størri mun í samljóði við samgonguskjalið har sum tað eisini eru eitt ella nøkur av høvuðsøkjunum farið í hesum víðfeingi at brúka eina mynd í eingin onnur enn tronnumagreta vísti á ínýggjársrøðu síni hon vísti á at hvørt ættarlið hevur áður hildið at tað yngra ættarliði er forkelað men at nú er tað eins og at leiklutirnir eru býttur um vendra høvdið og tað yngra ættarliði finst at livihættinum hjá tí eldra ættarliðnum tónurin er harður og funniðst verður at men segði hon munurin á yngra ættarliðnum og eldraættarliðnum noyðist ikki at vera ein ættarlit gjógv men kann eisini vera ein brúgv til nýggja ásannan og hesa brúnna hana kann mann koma á úr báðum endum tað er ikki neyðugt at kasta alt fyri borð sum eldraættarliðið er komið við og tí kanska er eisini onkur vitan sum hóast alt kann brúkast tað er kanska ikki heilt rætt soleiðis bara at seta javntekin millum yngra ættarliði og samgonguna men myndin er í øllum førum sterk vit ætla okkum í øllum førum næstu árini virbrúnna móti einum samhaldsfastari og burðardyggari samfelag og vit vóna at vit fáa fleiri við okkum eg vili taka nakrar av teimum raðfestingunum á økjunum sum eg vari av fram her tað eina er ein ein orkuráðgeving vit eru í einari skiftistíð einari einum orkuskifti einum orkuskifti og einum umleggi og einari hugborðsbroyting sum vit vilja hava øll við í men tað eru nógv tíðindi nógv vitan og kanska eisini nógv sum er villeiðandi á orkuøkinum tað er nógv tilboð hvussu fólk best leggja um frá tí dálkandi oljuni og sum nú er so er tað næstan ómøguligt at vita akkurát hvør tann rætta loysnin hjá hvørjum einstaka er og hvussu tað ber til at minka orkunýtsluna og tað er ikki altíð at mann kann skyna á hvat rsøla og hvat er ráðgeving tí er munadygg ráðgeving innan fyri orkuøkið raðfest við eina millión í fíggjarlógar uppskotinum sum í dag ella sum er blivin løgd fyri løgtingið sum vit viðgera í dag tað verður bæði vegleiðing um hvussu orkunýtslan til upphiting kann minka og um hvørja orkuskipan kann vera tann rætta í mun til hvussu bústaðurin er skipaður vegleiðingin hon fer í fyrstu syftu at snúgva seg um orkutørv og upphiting av húsum men fer tað er eisini ætlanin at hyggja eftir hvussu øki sum eru bygt tætt kunnu gagnnýta nakrar kollektivar skipanir sum byggja á ymsar orkukeldur tað erí fyrstu syfta umhvørvisstovan sum kemur á fyriskipa hetta arbeiði men mann vil eisini hava eitt samstarv við millum teir viðkomandi almennu myndugleikarnar hendan óhefta orkuráðgevingin hon er eisini átak fimtan í orkuog veðurlagspolitikkinum og er hetta sostatt liður í arbeiðinum at avmarka útlátið av vakstrarsgassum sambært altjóða sáttmálum á økinum

vit hava so eisini sett fýra hundrað túsund krónur av til náttúru dadabasu vit vilja styrkja verjuna á náttúruni og vissi ymisk leikin í tí føroysku náttúruni skal verjast so mugu vit menna og ikki minst samskipa vitan og skráseting um náttúruna vit hava eina røð av vitanarstovnum við vitan um stovnsstøðuna hjá sløgum um útbreiðsluna og tann vistfrøðiliga standin hjá náttúrusløgum men vit mugu samskipa hesa tøku vitanina og gera hana atkomiliga fyri øll sjálvandi myndugleikar einstaklingar og eisini fyritøkur so vit øll kunnu fáa gagn av henni og tí vilja vit menna ein metadátugrunn sum bæði skal vísa hvat fyri dáta er er tøkt hvørj vitani tøk og útvega viðkomandi upplýsingar um hesar dáturnar so er eisini ein játtan á fýra túsund krónur til at skráseta og gera eina uppgerð fyri vátlendi so vit eisini kunnu fáa gongd á endurbøting og verju vil eisini siga nøkur orð um tað tí at tað kanska serliga hevur verið sett spurnartekin ella í øllum førum er hetta nakað sum hevur verið nógv frammi ella nakað frammi í viðgerðini í dag og hetta er eisini eitt av átøkunum í orkug veðurlagspolitikkinum sum varð samtyktur í fjør av einum breiðum meiriluta í løgtinginum og mann hevur kanska sett spurnartekin akkurát við hetta átakið men tað eru fleiri fyrilit sum vit skulu taka í einum framkomnum samfelag tað er atlit til náttúru til burðardygd til menniskjur og til útbygging av samfelagnum og eisini gagnnýtslu av náttúruni bæði so so tað er ein klise men tað eru eisini soleiðis at oftast so er tað ringast at fáa eyga á ta góða sum er beint framman fyri nølsini á einum sjálvum nakað soleiðis er tað við vátlendinum sum eisini eru klvngoymslur tey binda sotvy umframt hetta so er vátlendið eisini viktigt fyri okkara lívmarkfeldi tað vil siga fyri eina fjølbroytta náttúru tá vit drena vátlendi so hevur tað sostatt við sær at covyládi økist og náttúran avmarkast londini rundan um okkum tey hava sotvey úr avveiddum vátlendi við í sínum uppgerðum yvir útlát eitt so nevnt wetlend innventory sum vit í føroyum eisini hava bundið okkum til í hesum ramsarsáttmálanum og tí skulu vit skráseta okkara vátlendi og vita hvat fyri sløg av vátlendi eru og skafa vitan um hvussu nógv kolevni visskipanirnar kunnu upptaka og goyma og henda játtanin er so sett av til at fáa gongd á tað

so er ein játtan til stuðul at taka oljuførð niður og tað er eisini ein liður í hesum orku veðurlagspolitikkinum einen hálv millión er sett av til hetta hsum saman við øðrum skipanum skal skunda undir orkuskifti og tað eru fleiri átøk til at gera hetta tað eru bæði tær emvigfrítøkurnar sum eru til til dømis hitapumpur og so eisini eitt bann fyri at seta oljufýr upp í nýggj hús sum er á gáttuni umframt nógv onnur so er játtanin til umhvørvisverndartiltøk tvífaldað endamálið við tí játtanini upprunaliga hevur verið at stuðla umhvørvisverndartiltøkum men tey seinastu árini so er øll játtanin farin til arbeiðið við hesum ramsarsáttmálanum sum eg eisini nevndi fyrr og eisini ramsar sáttmálin tað er millumtjóðasáttmálin um vernd av vátøkjum av altjóða týdningi og serstakliga sum búøki hjá vatnfuglum og tær skyldirnar skulu vit sjálvandi røkja men eg metað eisini vera neyðugt at hava eina játtan til onnur umhvørvisverndartiltøk sum til dømis kunnu menna vitanina um umhvørvi og náttúruna sum kunnu virka dálkingar fyribyrgjandi og avmarkandi og kunna almenningin um umhvørvisog náttúruviðurskiftir

her er eisini ein játtan á eina komma átta milliónir til at útvega nýggjar vitan og royndir um alternativar grønar orkumøguleikar øhrundan um okkum til dømis í es og í usa so verða milliardir settar av at menna alternativar og varandi orkumøguleikar og vit skulu sjálvandi eisini gera okkara hetta er so ein játtan sum fyrr e blivun brúkt til atkanna varandi orkumøguleikar úr undirgrundini sum eisini víðka fevna um aðrar kanningar skjalfestingar og praktiskar royndir sum mann kann fremja saman við kommunum felagsskapum og ella privatum feløgum so her eru her eru nakrar raðfestingar sum eg haldi hava verið góðar at fáa við í fíggjarlógina og sum kunnu vera við til at bæði lyfta náttúruverndar og umhvørvis og veðurlagsøki og tað fegnist eg sjálvandi um og gleði meg eisini til at halda áfram við tí arbeiðinum tey stóra arbeiðinum sum er fyri framman á hesum økinu

so er tar viðmerkingar helgi abramsen er fyrstur ger sovæløh frú forkvina nú sigur ingilen strøm landsstýriskvinna at okkurtav hasum økinumvar niðurraðfest at har er ikki samdur altso tá eð gottur at onkur kundi hugsað sær onkur okkurt fekk hægri játtan men beinars øki or niðurraðfest tað haldi eg at taka ísur í væl til tí tað eg haldi t hetta er økið sum hannhevur arbeitt við í nógv ár øh og so nevnir at okkurt manglaði á fíggjarlógini ar uppskotinum hest í í veðurlagspolitikkinum orkuveðurlagspoltikknum eg veitikki onda hva tata meinan við har men vit hava hvussur sambandsflokkin gingið høgt upp í at vit skuldu fylgja av tí og visti okkurt mangla et uppskot kom niðan so er tað komið í undir viðgerðini tí at tí at eg sjóvandi skuldi fylgja tí orkuveðurlagspolitikkin annars henna kemr ut at hava so nevnir vátlendi altso umhvørvisstovan hevur at her sum eitur kortalpunkt um f o har er yvirlit yvir føroya land og eisini hvar vátlendir eru tí tí undrar teim ett sidur altso skal mann finna tey einafer afturat altso tey eru funnin
hatta er tíðugt kortini á døgum takk
insulin dittur í sennstrøðum hjá sum at takk fyri fyri fólkum at at siga at økini eru niðurraðfestg tað treytaði jú sjálvandi at økið boða okkurt týspunkt verður uppraðfest so eg kann gott vera við til at siga at at akkurát tað tann orðingin var nokk ikki heilt røtt tá tað kemur til hvat fyri tiltøk manglaðu í orkuveruleikspolitikkinum so er eitt nú hendan orkuráðgevingin sum skuldi skipast fyri hon skuldi byrja í januar í ár har hava vit so fingið sett pengar av til tað og eisini hetta hetta við at eyðmerkja og at kanna tey vátlendini sum eru og at gera eina ætlan fyri hvussu vit kunnu endurbøta og verja tey tað er eisini nakað sum er í veruleikspolitikkinum sum mann heldur ikki hevði
hevði raðfestað á fíggjarlógini frá hesum
nikaolsen ger sovælja takk fyri ja hetta er eisini ein spurningur umeg um vátlendini nú nevndi helgi abrabsen at mann hevur eitt yvirlit yvir í unghvørsstovuni á ella man serd á hkortal hvar er men nú nevnir yngilín eisini eftaer við mann skal endurbøta tey tey sum kanska eru kansta mann siga farin í vannrøkta men tað sum er ein jóði hjá kommunala myndugleikanum í løtuni tað er at tá mann skal byggja tá mann skal stykgja út og so víðari so rennur mann seg altíð inn í at her er eitt vátlend ella her eru avbjóðingar við at mann tekur vátlendið hvussu skjótt hugsar landsfýrkskvinnan at mann kann fáa hetta her yvirlitið yvir bæði tey sum skulu endurbøtast og tey sum eru soleiðis at kommunalu myndugleikinm ikki rennur seg inn í avbjóðingar
tað mann skal byggja
yngilín ditresseja takk takk fyri viðviðmerkingina hetta við at hvat fyri økir mann setir av til hvat í samfelagnum er eisini nakað sum vit ið íí samgonguskjalinum jú hava ásett okkum atitaka okkum av við at gera eina lendisætlan ella gera skipanir yvir hvat hvørji øki skulu brúkast til og tað eru nakað sum eg haldi ofta tá ið mann nevnir tað í tí politisku skipanini so eru øll ræðliga bangin fyri tí tí tað ongantíð hevr eydnast nøkrum at koma á mál við einari slíkari ætlan meni tað ætla vit okkum so og vónandi kemur tað á mál og har vildu hetta her við at mann setir nøkur økir av har sum tað gevur best meining eitt nú har sum tey ríkastu vátlendini eru sum upptaka mscwy og sum eru tey størstu búøkin fyri til dømis fugl og og aðra náttúru at vit seta vit seta tað av sum gevur meining at seta av og byggja har sum tað gevur meining at byggja og hava vinnuøkir har sum
gevið meining
man kan a vinjuøki jóhannes joensen ger sovæl akfyri frú forkvina ja yngilan ditissen strøm kemur inn á hetta her stuðulin til at taka oljufýroyingar niður eg meini athann er fimm seks túsund krónur uppa oljufýring eg trúgvi neppa ter tað sum kemur at tað hjálpir sjálvandi til men tað kemur sjávandi ikkiat broyta eina kollvelting hvussu er tá mann skal umleggja hvussu r tá mann kemur til pensjonistar og onnur sum ekoma upp í árini eg hugsi um mann hevur nakra aðra skipanir í tankunum til dømis at fáa umlagt hjá pensjonistum ella teimum sum kanska ikki tíma at seta seg í skuld hevur man nakrar tankar har og kanska hjá stórum feløgum tað kundi vera ítróttafeløgum til øðrum sum sum skuldu gera eina stóra íløga í í einamnýggj
hjá orkuskipanm sum skal vera grøn uttan mvigafturberingals takk fyri
ingilin dittriksensurin gjørt væl takk fyri tað eru fleiri átøk sum skulu skunda undir hetta stóra orkurskiftið og hetta hvat skal mann siga fíggjarliga tunga orkurskiftið eisini sum vit jú skulu í holtvið ella vit eru longu í holtvið teimum sum vit skulu hava spitað upp so sagt og og har hava vit eisini sett okkum fyri í samgonguni at vit skulu at vit skulu fáa øll við í orkurskifti og tað er eisini nakað sum vit arbeiða við akkurát hvussu vit skulu gera tað er tað er tað hesin stuðulin til til at taka oljufor niður sum kanska skal avmarkast til nøkur ávís húski hvussu ger mann akkurát tað tað ella um um tað skal vera ein heildarloysn sum mann kann veita frá nøkrum privatum har sum mann betalir tað aftur yvir eina tíð er tað bankarnar sum vit í størri mun skulu hava við á banan har eru nakrir møguleikar og tað
skulu vit helst skjótt koma á mál við
so er ta kristianna vinter poulsen ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja egeg fari takka ingilin strøm landsstýriskvinnu fyri ati halda eina góða røðu har hon hevði fleiri upplýsingar um hetta kið orkuumhvørvi sumsamgongjú raðfesti sera høgt og so fari eg at spyrja ingilin digirsen strøm sum jumsitur fleiri av teimum stóru málunum sum sum samgonga skal fremja millum annað bústaðir fleiri bústaðir til sum eru til at betala stykki arbeiðsviku og annað eg kundi hugsað mær at hoyrt hvussu tað gongur við teimum málunum og hvat av teimum málunum ingilín didirsen strøm væntar fyri at koma
fyrst í løgtikið takk
yrkini í streymgerð so væl ja takk fyri viðmerkingina hetta uppskotið um um tær broytingarnar sum vit ynskja at gera sum samgongin ynskja at gera í lógina um bústaðir har sum mann vil vil geva møguleikan stovna almentganglig bústaðarfeløg og samstundis eisini strika tað kravið sum varð sett inn seinast lógin var broytt um at bústaðar skal byggja saman við privatum ílegjarum tað arbeiða vit á hátrykk fyri at fáa niðan nú í vár og so er tað tann stytta arbeiðsvikan sum longu hevur verið fleiri ferðir í miðlunum og hari vil siga líka sum eg havi sagt fyrr at har arbeiða vit við akkurát hvør loysnin skal vera og so vilja vit gjarna hava eina trýparta avtalu um akkurát hvussu vit fáa stytt arbeiðsvikuna niður í sjeyti tímar vónandi kann tað uppskotið vera klárt og tað fær tað at arbeiða
tað fyri at tað verður klárt á ólavsøku takk tann næsta røða verður
stýrskvinnan í fíggjarmálum ruttvang ger so væl takk fyri frú forkvinna ja eg hugsaði bara at at ja fyri tað fyrsta takka fyri eina góða og gevandi og eg haldi fyri tað allarmesta sera sakliga viðgerð tað hevur verið áhugavert at hoyrt og eisini tí at nógv tingfólk eru nýggj at hoyra teirra hugsanir um hetta fíggjarlógaruppskotið eg eri sjálv eisini aftaná viðgerðina í dag rímiliga nøgd við við uppskotið og tað skal ikki vera nøkur loyna at eisini eg kanska hevði havt onkur ynski sum eg ikki havi fingið við og tað vil so vera og onkur hevur sagt vissi øll eru líka ónøgd so eru kanska so er tað kanska á einari leið men tað verður sagt at tað er eingin politikkur í hesum her og eg veit gott hvat mann meina við tá mann sigur at tað er eingin politikkur men meni eg vil bara minna á at í hesari fíggjarlógini eru raðfestingar fyri gott og væl trýss milliónir og tá ð vit snakka um raðfestingar so ver tað nýggj ting sum mann kemur við inn á fíggjarlógini sum ikki eri har frammanundan ella ein uppraðfesting av onkrum sum er meira enn vanlig framskriving og í øgiliga stóran mun eru vit savd altso hava vit felags raðfestingar og her er ein langur listi her er tingá vælferðarøkinum dilysieind her er sálarfrøðilig bráðfeingishjálp og her eru fleiri læknar her eru frítíðartilboð til børn við autismu vit gera íløgur fyri knapt seks hundrað og tretivu milliónir eg veit ikki um tað eru met men men vit hava vit hava sjey tunlar á fíggjarlógini øgiliga nógv ferð til til samferðslu tað er rætt men vit byggja skúlar vit byggja bústovnar vit byggja heimo vit byggja ella vit prosjektera tjóðleikhús og ja so hava vit eitt avlop upp á hundrað og einogfjøruti milliónir og kanska burdi tað verið størri tað tað burdi tað nokk havandi hug at vit skulu helst hugsað longri enn dagin í dag og vit hava eina haldførs avbjóðing fyri framman men altíð alt so haldi eg at vit eru á einari leið og sjálvandi nú fer fíggjarnevndin undir at viðgera uppskotið og eg síggi fram til eisini at koma á fund við fíggjarnevndina um tað og fari at ynskja teimum
opna hond við nevndararbeiðinum takk fyri
ein viðmerking helga apransann ger so væl fyri forkuna nú var var lanststýriskvinnan sum tingkvinna øgiliga misnøgd við uppskotið í hest og hon er øgiliga glað við hetta eg ó at spyrja hvør er munurin altso annað ein
n inntøkumetingin
takkfyrigesæeg eg havi verið øgiliga ónøgd generelt við fíggjarpolitikkin hjá farni samgongu tá eg hugdi nei tá eg lurtaði eftir taluni sum eg helt í heyst so fór eg faktiskt heilt aftur til tvey túsund og nítjan fyri at vísa á teir feilirnir sum tit gjørdu tá og tað má kanska hava verið tí at tað var ikki so ræðuliga nógv at finnast at ítøkiliga í akkurát hesari fíggjarlógina og tá ið tað verður sagt at attað at vit hava kopierað hana so sigur tað kanska eisini eitt sindur um at tað var kanska heldur ikki so nógvur politikkur í tí uppskotinum hetta var jú ein vælársfíggjarlóg og tá ger mann tá ger mann nógvar góðar raðfestingar og tað haldi eg eisini tá ati vit sum tá sótu í andstøðu í øgiliga stóran mun tóku undir við teimum tingunum sum vóru í fíggjarlógini men eg skal taka til eftirtektar at mann kanska sær eitt sindur v øðrvísi upp á tingini tá mann í andstøðu enn tá mann
eru í samgongu takk fyri takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið til hesa fyrstu viðgerðina av tingmálinum nummar sjeyogfjøruti sum er løgtingsfíggjarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu og hetta stóra mál verður nú beint fíggjarnevndini tað er soleiðis at vit hava fleiri mál á skrá í dag tríggjar aðru viðgerðir og tí fari eg ikki at tí ngforkvinnan ikki at enda fundin men fer at niðurleggja hann og hesin fundurin heldur fram við somu skrá sum er lýst á heimasíðuni og hann heldur fram í morgin og vit byrja klokkan tíggju og tað sum tá verður á skrá tvur so aðrur viðgerðirnar av málinum fjøruti og einogfjøruti ið sum kunnu snúgva seg um bensin disil og hybrid ak hvør tey bæði málini fara at verða viðgjørdir undir einum til aðru viðgerð men tað verður sjálvandi atkvøtt fyri málinum hvør sær og síðani verður tað síðsta málið á skrá í morgin uppskot til broyting í løgtinslóg um bráðfeingisjáttanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu og so verður sjálvandi eisini framløga á skránni so eg fari at takka tingfólkið fyri dagin í dag sum hevu verið ógvuliga áhugaverdir og vit síggjast aftur fyrrapartin í morgin so er fundurin uppafturtikin og vit fara undir aðru viðgerð av tingmáli nummar fjøruti sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald og tað er leingjan av tíðarskeiðnum fyri endurrindan av meirvirkisgjaldi í sambandi við keypa orkuvinarligum motorakførum og tingmál einogfjøruti sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgdslóg um avgjøld við skráseting á motorakførum og tað er so áseting og stig víshakking av virðisgjaldunum á orkuvinarligum akførum og avgjaldsjavnseting av bensin og silbilja og hesi bæði tingmálini fjøruti og einogfjøruti tey verða viðgjørd undir einum og eg skal spyrja um nakar vil hava orðið tann fyrsta fáa orðið verður eygun samuelsengersvæl
frúforkvinna hetta eru løgtingsmál nummar fjøruti og einogfjøruti sum bæði verða viðgjørd undir einum og eg skal lesa meiriluta álitini upphvussu vit taka nummar fjøruti fyrst so hava vit so er tað landsstýrismaðurin í fíggjarmálum ruth vang sum hevur lagt málið fram nítjunda januar og eftir fyrstu viðgerð tretivunda januar í tvey túsund og trýogtjúgu er tað beint til fíggjarnevndina og nevndin hevur viðgjørt faktiskt bæði málini á fundi tretivunda januar annan og áttanda og níggjunda februar í tvey túsund og trýogtjúgu og undir viðgerðini so hevur nevndin havt fund við felags umboð fyri pf-reynisørvís pf-autosørvís bilasølan spf spf berg motors pf vág spf norðbil spf komfortbilar pf vensil og spf bilrøkt felags umboð fyri spf bilkeyp spf teslaimport og spf arktik bilimport sev elbilarfelagið betri trygging
ging og trygd kommunalu brennistøðina og tórshavnar kommunu umhvørvismálaráðið saman við umhvørvisstovuni landsstýrismannin íð fiskivinnu og samferislumálum dennesholm saman við akstovuni og landsstýrismannin í fíggjarmálum ruttvang undir viðgerðini so hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og tríggjar minnilutar og tað er faktiskt eisini í báðum málunum vist vit taka álitið í einfjøruti fyrst so sigur meirilutin eykun samuelsen bjarni hammer eirikur jákustovu og hanna jensen at vit taka undir við einum broytingaruppskotið undir vit vit taka við einum broytingaruppskoti undir við málunum og hava hesar viðmerkingar meirilutin tekur undir við at frítøkan av virðisgjaldum á el og vetnisbilum verður longd til tvey túsund og trýogtjúgu og fýraogtjúgu áðrini tvey túsund og fimmogtjúgu til áttaogtjúgu verður stigvíst innført eit lágt virðisgjald á hesar bilar sum í tvey túsund og áttagtjúgu og árini frameftir verða tretivu prosent av avgjaldsskyldu á virðinum til og við hundrað túsund krónur og fimmogfjøruti prosent av restini uppskotið er samsvarandi tilmælinum í veðurlagspolitikkinum sum løgtingið hevur samtykt og endamálið er at stuðla undir grøna orkuskifti sølan av elbilum setti met í tvey túsund og tveyogtjúgu og tí kann væntast alt annað líka at henda gongd fer at halda fram tí er tað skilagott at varðveita frítøkuna av virðisgjaldinum á el og vetnesbilar í tvey ár afturat fyri síðani stivíst at áseta virðisgjald frá tvey túsund og fimmogtjúgu og frameftir samstundis so verður avgjaldssatsurin fyri hebridakfør frá fyrsta juli eftir uppskotinum hækkaður til at vera tann sami sum í dag er galdandi fyri bensin og disilbilar nevniliga hálvtrýssog fimmoghálvfjerðs prosent hesin tekur meirilutin eisini undir men meirilutin heldur tó at skotbráið eigur at verða longt við tveimum mánaðum soleiðis at hækkingina av avgjaldssatsinum verður sett í verk fyrsta septembur í tvey túsund og trýogtjúgu og meirilutin setir tí fram soljóðandi broytingaruppskot sum sum ger at parturin um at hækka virðisgjaldið á hybrid og plogg inn hybridbilinum verður verður seinni fyrsta septembur og orsøkin til at vit leingja tað til fyrsta septembur tað er tí at at hóast tað bleiv sagt longu í desemburmánað at hetta fór at henda so verður uppskotið ikki samtykt fyrr enn í februarmánaður og vit halda at teir báðir mánaðirnir skulu telja við so at tann freistin í hvørsfalli hevur verið taka við málið um meirvirðisgjald sum er løgtingsmál nummar einogfjøruti so er nógv av viðmerkingum ter somu og fundirnir hoyrinhoyringarnir eru teir somu og har hevur nevndin eisini býtt seg í ein meiriluta og tríggjar minnilutar meirilutin tekur undir tekur við einum broytingaruppskoti sjávandi undir við hesum málinum og tekur undir við at leingja heimildirnar fyri endurrindan av meirverisgjaldi í samband við keypaav æl og akfør vit halda at henda afturberingarskipan sum hevur virkað í nøkur ár og sum hevur til endamáls at stuðla fólki fíggjarliga at velja eina orkuvinarliga loysn tá tað kemur til akfør at mann kann siga ati at tað tænir síni endamáli tí at hagtøl fyri tvey túsund og tveyogtjúgu vísa at í dag eru oman fyri ellivu hundrað elbilar skrásettir og sum nevnt áður so kann mann siga at tað ber boð um at tað sær út til at ganga tann rætta vegin og tí taka vits eisini undir við at mann fer at útfasa afturberingina frá tvey túsund og fimmogtjúgu til lonu áttaogtjúgu fellir burtur vit rokna við at til ta tíð tá kann mann vænta at tað verður meira vanligt at hava kanska hesi akførini som fyrsta val tá ið mann skal keypa akfør og tí ber tað væl til at at taka hesa afturafturberingarskipanina burtur tvey túsund og áttaogtjúgu hon hevur sum sagt verið longd nakrar ferð og fyrsta januar í tvey túsund og einogtjúgu tá kom so varð skipanir víðkað til eisini at fevna um plogg inn hebrid akfør øhog vit taka so undir við sjálvandi at mann tekur tann partin úr meðan vit broyta freistuna sum eg áður havi sagt til fyrsta septembur og tað hava vit so sjálvandi eisini eitt broytingaruppskot til h her eru so sum nevnt ein meiriluti og her tríggir minnilutar eg vil líka nevna áðrenn hinir minnilutarnir koma at lesa síni uppskot upp so vil eg líka nevna eitt broytingaruppskot snýr seg um prísloft at seta prísloft og tað er nakað sum kom inn í nevndarviðgerðina eg haldi tann síðsta dagin eitt uppskot um tað og tað hevur nevndin viðgjørt saman við fíggjarmálaráðharranum sum helt at tað var eitt frálíkt hugskot og tað er so nakað sum vit hava avrátt at fíggjarmálaráðið fer at koma við tað kundu nevndin sjálvandi sett seg tað sum fíggjarmálaráðið tosaði um var at mann mátti gera ymiskar samanberingar og útrokningar fyri at finna hvat er tað rætta loftið og tað kann mann sjálvandi seta seg sjálvur at gera í fíggjarnevndini men tað fyrsta kann mann siga er at tað kanska kundi verið eitt sindur vitarligt og tað næsta tað er sjálvandi tað at so høvdu hesi málini kanska tikið drúgvari tíð í fíggjarnevndini og vit hildu hildu tað at tá ið fíggjarmálaráðið var samt við okkum um at hetta skuldi gerast so var tað viktigt at fáa hesi málini avgreidd tí at hetta er ein skipan sum skal koma í gildi við afturvirkandi kraft fyrsta januar so at tað er tí at tað ikki er við í broytingaruppskotinum frá meirilutanum øh hetta vóru orðini í fyrstu umgangi øminnilutarnir koma so sjálvir at greiða frá teirra broytingaruppskotum takk fyri frú forkvina
takk fyri ein viðmerking frá steffan klein poulsen
ger so vælja frú forkvina vitvið hesum uppskotinum so koyra vit avgjøldini niður á null prosent og mvige har far man ein stóran part a afturbornavn otað helt halda vit ímiðflokkinum ikki vendu sosialt rætt tá vit síggja hvussu stórar upphæddir fara út vit tosa umgóðar hundrað milliónir sum fara út í fjør og hendan samgongan tosar øeiliga nógv um fíggjarligt skil og og eg her haldi er ein stórur klumpur sum mann kann gera gott við og so er tað eisini tað sosiala spektið í tí men nú nú sigurforkvinnan í fíggjarnevndini so at mann at mann vil arbeiða í prísloftini seinni nær kann mann vænta ata prísloftið kemur og og kann mann vænta at tað kemur yvirhøvur tað er tað er tað sum eg eri bangin fyri at hetta prísloftið ongantíð fer at koma
eygun samuelsen ger
takk fyri takk fyri stefan klein poulsen eg haldi ikki at stefan klein poulsen skal vera bangin um at prísloftið ikki fer at koma tí at hann var sjálvur við til hoyringina har fíggjarmálaráðharrin ella ráðfrúan segði at tað var eitt serstakliga gott uppskot at fara at hyggja eftir tí og at tað var rættiliga relevant at gera tað og vit hava síðani eftirfylgjandi eisini fylt tí upp og tað haldi eg kann siga at vit eru samd um at tað skal koma og viss eg bestemmi so kemur tað sum skjótast takk fyri
síðani er tað keili og hálvi hannesen gjørt væl
ja norðmenninir gjørdu eisini et hasa vorðum skipan fyri nógvum árum síðani eftir nøkrum árum sum funnu tær út av tí at teir komu at mangla eina rúgvu av inntøkum í norska statskalsanum teir snakka venda á fara ini íá oljugrundim eftir pengum her kemur at mangla í onkrustaðni á inntøkusíðuni tí ahevta er ein so stórur partur av inntøkuni at betala fyri okkara vælferðartænastur sum mann eigur at gera nakað við tað eg tað kann ikk vera rætt eg skal keypa bil fyri seks sjey hundrað túsund og fáa stuðul úr landskassanum tað tað vendir sosialt púra skeivt uppskotið er altso vit eiga at hyggja eftir tí fyri at fáa fatur í inntøkunum
samansekja
gers væltakk fyri frú forkvinna ja eg eri púra samd við spurninginum sum kaleu reisur og tað hevur verið frammi fleiri ferðir at at visti mann nær visti mann fær so stóra soce at øll fara at brúka ella keypa elbilar í staðin fyri og man stadvek hevur ein avsláttur inni so sigur tað seg sjálvt at tað fer at ávirka ella fara at mangla inntøkur hetta er ein ein partur av heinari størri heild og tað verður útfasað í hesum uppskotinum men tann spurningurin við at at inntøkurnar lækka av hesum tað má sjálvandi takast upp og ongantíð for skjótt og tað burdi kanska longu verið tikið upp tá ið mann longdi tað síðst tá ið undanfarna samgonga longdi tað síðst tí at fyrr ella seinni so fór henda skipanin at virka sum fólk fóru at k gera brúk av stuðlunum og so má mann eisini duga at síggja at einaferð eru inntøkurnar kanska lækka inntøkurnar so nógv at mann má taka støðu til tað so tað eri eg púra samd við spyrjaranum í
takk fyri takk fyri tann næsti sum fær orðið er magnus rasmussen ger so
ja tað er hetta við mvig afturbering og hetta við frítøku ella minking av skrásetingargjaldi til nøkur ávís akfør eg meini at hetta byrjaði í tvey túsund og seytjan og allir flokkar hava meira ella minni eg haldi allir hava tikið undir við at mann fór in á hesa her leiðina at gera tað soleiðisnar at mann skuldi skunda undir at leggja um taðtil tað grøna á tá ið tað kemur til akfør

tað sum nú líka var uppi áðrenneg fari at lesa minnilutaálitið hetta er um at tað kom at mangla pengar í sum kali holm johannesen var inni á tað hevur sjálvandi verið frá fyrsta degi av at mann hevur umrøtt tað og vit hava líkasum fingið fráboðan at landsstýriskvinnan fer at koma við einum uppskoti soleiðisnar at mann tekur hætd fyri hesin her akkurát tí sum kaili holm johannesen var inniá hetta er tvey tvey uppskot og eg tit síggja ella hoyrdu forkvinnan í fíggjarnevdini lesa upp altso here onkur helt at tað var bara bilhøgingarupfelagið sum sum sum ikki verða inn til hoyring altso tað er øgiliga nógv sum hæva inn til hoyring í hesum her og tað eru øgiliga øgiliga nógvar ymiskar meiningar um hetta her bæði millum mann sigur fólk úti á gøtuni men eisini inni í flokkunum altso ymiskar meiningar um hetta her tað er soleiðisnar at eg haldi tað at ella eg taki undir við tí at mann forsetir við hesu her við elbilinum men at mann fassa tað út akkurát sum stendur í uppskotinum frá meirilutanum so har eru vet púra samd munurin sum sum er millum tað sum eg skrivi og meini tað er tá i tað kemur til hetta her við hybrid og plogg inn og eg fari at lesa tað upp tað eri ikki so so langt

magnus rasmussen tekur undir við málinum við einum broytingaruppskoti og tað komi eg til seinni eftir uppskotinum hjá landsstýrismanninum verður avgjaldssatsuin fyri hybrid og plogeinn hybridbilar lækkaður munandi frá fyrsta juli í trýogtjúgu hesin minnilutin tekur ikki undir við at hækka avgjaldið fyri plogeinn hybrid bilar og heldur harumframt at avgjaldið á hobridbilar ikki eyru at lækkað fyrr enn fyrsta januar tí annars er skobraði oov stutt undir viðgerðini hevur nevndin fingið upplýst at við einum ov stuttum skoprái fær lógarbroytingin óhepnar fylgjur og tað eru altíð soleiðisnar vst tú gert í so knappliga av so kansn tað ávirka og tað er har bæði kundar og bilasølur bíðitíðin fyri veiting av hebrid og ploginn hebridbiluinm er long og tí er avtalur gjørdar millum viðskiftafólk og bilasølur fyri veitingarbilum nógvar mánaðir fram í summum førum enntá heilt upp móti einum ári hesar avtalur eru grundaðar á verandi lóg og tí mælir hesin minnilutin til at leingja skodbráðið fyri at binda fyri so at lógarbroytingin ikki færa óneyðugar óhepnar fylgjur hesin minniluturin fer tí at mæla til at leingja skopbráið fyri avgjaldshækkingini fyri bridbilar við hálvum ári til fyrsta januar tav siða árið út fyri plogg inn hybridbilar fer hesi minnilutin at mæla til at avgjaldssatsurin verður verandi tann hann er og tað er ikki líka høgt sum hjá bensin og dicel men eitt lægri tað eitur tretivu fimmogfjøruti ásannast má at tey eru ikki so fá sum ikki enn eru komin har til at tey ynskja at keypa ein reinan elbil og tað av ymiskum orsøkum her er tað at plokkinnhybridbilar eru eitt gott alternativ tí slíkir bilar kunnu koyra rættiliga langt við streymi nevndini er upplýst at hesi bilar kunnu koyra í millum fýrs og hundrað og tretivu kilometrar ogp á battarí hetta vil siga at væl ber til hjá nógvum føroyingum at ferðast við slíkum bili til dømis til og frá arbeiði bara upp á æl og ikki pá bensin ella disil ploginncbibilarnir eru sera dýrir og metir hesin minnilutin tað tí verða neyðugt at lata verandi avgjaldssatsið verða óbroyttar fyri at sølan av hesum biluru kann halda fram

so havi egeitt broytingaruppskot og staðin fyri t fa at lesa allar pella paragraffurnar so er tað í stuttum tað at við hesi broyting hækkar virðisgjaldið á hobridbilar fyrsta januar tavil siga fyrsta januar so o hækka t hobridbilinum og ikki fyrsta juli meðan plogginnhebridbilarnir halda fram við at rinda teir somu lægruavgjaldssatsirnar ikki tá einki skulu ringja rinda men teir lægru og so er tað við mvig tað sum er við emvig at gera og har er tað soleiðisnar

at magnus rasmusen tekur ikki undir við málinum nú tekur undir við málum orsaka við einum broytingaruppskoti ið hevur hesar viðmerkingar og tað er í veruleikanum tað sama tað er tað at hetta her ikki verður liðugt fyrsta juli men man flyta til fyrsta fyrsta januar fyrsta tað vil siga hetta her mann kann siga at vit gera ikki so knappliga av við at at broyta lógina men hon verður broytt so er tað tað at sum tingfólk hava hoyrt so so tali eg nakað positivt um ploginnhebrid ikki hybrid og ikki bensin og disal eg haldi eli er fínt men eg síggi ploginn sum eitt einsora miímitlum soleiðisnar at mann er á veg um vit vita tað atað er nógv sum ikki fara heilt til elbilin nú ogso kann mann siga at visti mann tekur ploginn velur mann so elbilin frá eg haldi tað er øvugt mann velur bensin og disal frá og fær sær ei ploga inn eg kann koyra til arbeiðis bara upp á el vi seg hava ploginn aftur og fram og kanska tveir tríggjar dagar soleiðisar sum tað er nú og tí haldi eg tað at tá ið mann so við ploginn kann koyra upp á el so er tað væl saktans ein liður í at at bøta um ctvy útlátið í mun til at eg hevði havt ein bensin ella disi so kemur onkur við tí eg sigur ja men mann látar ikki ella mann løgir ikki ein ploga inn hebrid jamen hví fær mann sær so ein so gevur tosar ein bensinbi vist mann skjettar løðan so tað er tí eg talið positivt fyri ploginn og ikki havi hug til at siga at tað skal betala líka nógv í avgjaldi sum bensin disal takk fyri
takk so eru tað viðmerkingar eirikur jákupsstow
ger sovælja magnus rasmussen hann er altíð greiður og siðiligur í tí sum hann fór fram og har var øgiliga nógv gott sum sum passar saman við tí sum sum samgongan eisini ætlar sær at gera í hesum føri men tað eru sær plogg inn hybridbilarnir sum magnus rasmussen er nokk so heytur fyri onkursvegna tað kann gott vera at magnus rasmussen sum ei skilagóður maður hevði løtt sær bilin hvørja ferð tað var neyðugt men tað sum annars er blivið upplýst er at hesir plogg inn hybridbilarnir verða ikki løddir men fáa eina rúgvaa stuðli hvussu fyrr heldur magnus rasmussen seg til tað
magnus rasmussen
gersæja takk fyri frú forkvinna ja mann sær hagtøl alla møguligaseks frá um um tað verður loytt ella ikki løtt eg haldi at tað er ein nokk so stórur munur á í føroyum og vistvitaka aðrastanis har mann koyrir øgiliga langt við hetta her við at koyra pa æl og altso visi mann fær sær ploga inn hví skal mann so ikki løgan altso tað er jú bíligari og keypir tú ein ploginn so er tað tí at tú ikki ert klárur at fara heilt yvir til ælið tí at tað eru kanska nakrar avbjóðingar og tað vita vit og tí haldi eg tað at mann skal ikki síggja tann vandan at mann ikki fer at løða ein bil sum mann kann løða takk fyri
takk so er tað eyðkund saman
maolsen ger so væltakk fyri frú forkvinna ja tað eri neftupp hetta her við og attað gevur líkasum ikki nógva meining at stuðla pløgg inn í bridbilin vist tey er so at mann ikki løgir teir og eg skal ikki siga at tað ikki finnast skilafólk sum gera tað har tað passar væl til men tað er hvussu er royndirnar sum vit hava fingið upplýst allar aðrastaðni rundan um okkum at tað ger mann í øgiliga lítlan mun men tað er sjálvandi ein man kann siga ein tempramangspurningur vit kunnu jú ikki siga um tað passar í føroyum ella ikki men tað eru jú eisini onnur ting við bløgg inn hebridbilin sum kanska ikki ger at tær til dømis eru tær meira kompleksir bæði at byggja og viðlíkahalda og mann sigur at sjálvandi visti mann ikki loytar so dálkar teir ov líka illa so eru teir ein vanligur bensinbilur so tað er eitt sindur ivasamt við tí men aðrastaðni vísa so royndirnar tað at mann ikki í stóran mun ger brúk av hesum har møguleik
vaknsrassus
takk fyri forkunnan ella er tað loyvi at sitera úr
matióntað tað er nógv skriva um hetta her við ploginn og so hugsaði eg har hevi verið eitt kjak við stjóran í ftm og og aðrar serfrøðingar og tað er neyttup hetti her at her verður sagt at mann man løgir ikki plogga inn og tað eru kanska okkurt hampafk millum tað tað ljóðar sum kanska mann meinar í at eg eri so hampiligur at eg fari at løða meðan nógv onnur ikki fara at løða og tað er tí eg kundi hugsað mær at lisa hesaher fýra reglurnar kritikarinir menir at bilurin slett ikki ar grønni altso hesihar plogainn dadiikilatis opp til strekkiligt ofta og kør her fórmai upp á bensin nyetal frá bilprotusentir importørini látuoppratørini altso eisini látiðuppi atørini við sær tó at danskir billistar faktiskt ein rimilig flyttir melátu kalbleyt mange ploginhebrider latusopn ver dagg men dr for kritikeen ikker nokk altso hetta blívur eitt sindur pástandi móti pástandi og eg haldi sjálvur at hetta her er eitt gott alterna til til føroyum serliga her sum vit koyra stuttar strekningar takk fyri takk síðan er tað hansjaku thom
gersuvætakk fyri frú forkvinna magnus rasmusen kemur við nøkrum rímiligum argumentum fyriploginn í bridbilum men tað heur erið eitt indur av kjaki um startdálkingina av einum bili og elbilum kontra bensinum disilbilum at frá fabrikkini hava teir longu dálkað men plogin altso tað verur ført fram at bensinbilar nei elbilar hava dálkað meiri væl meiri tá ið teyr koma frá fabrikkini men plageinnobrid er jú bæði ein bensin og ein elbilu taella start dálkingin er bæði ein elbilur og ein bensinbilur hvat heldur mannusrasmussenum
ja takk fyri ræssan ger so væl
ja tað er tað er so eitt sjónarmiði om og sum sum eg segði at vit hava havt nógvar hoyringar og tað verður tosað mann sigur aftur fram upp og niður men altso eg haldi sjálvur at hvør einasti kilometur sum verður koyrdur upp á el og sum er stættar bensin má vera betri enn bara koyra upp á bensin ella disal og tað eru altso fólk sum ikki keypa sær elbil enn tey eru ikki til reiðar og summi hava ikki møguleikan millum annað hettaher við løging altso vistitú burtur í einum kompleksi har tað er nógvar íbúðr tað er ongan kjans at løða har altso privat so tí fara tað at ganga fleiri ár tíverri til mann fær møguleikaan kanska har ó okkurt broytast og so er tað tað at hesi fólkini vistu tey ikki velja elbilin so velja ter bensinvst ikkihav okkumt annað at at at velja ímillum og tað er har eg haldi at plogainn er eitt alternativtakkfyri

eg ætlaði bara at spyrja magnus rasmussen um tað sosiala í øllum hesum her ikki um tað sosiala í føroyum hvør tð er sum hevur áð t keypa bilarnar meni um tað sosiala har ið tey evnini sum mest verða brúkt kobólt og og og og litiðum verða framleidd serligu kongu men øðrum londum eisini har í í børn og fátøk arbeiða undir undir trælalíknandi umstøðum fyri at okur skula reypa av at okur hava elbilar hevur nevndin havt tað til uppi at venda og hvat heldur sambandsflokkurin um tað

takk fyri tað hevur ikki fylt nógví í umrøðuni í fíggjarnevndini akkurát hasin parturin svari til jenisarana og tað kann ongantíð forsvarast at fólk fáa skaða ella eru útsett fyrði vanda í einum arbeiði og nú tekur jenis arana spesifiktu elbilarnar men tað er í tað er so øgiliga nógv onnur enn onnur viðurskiftir enn í elbilum altso tað er jú eisini í teldum og so víðari ha tað forsvarar ikki hettaher við elbilinum men men hatta har er ein nógv størri spurningur men tað er so einki at rósa sær av at nakar fær skaðar fyrr at vit koyra í elbilinum tað er ikki tað erikki har tað er takk fyri
síðan er tað erhard joens
sen gersovætakk fyri frú forkvinna ja hetta her við el og plogeinn og hybrid tað er blivið ein sovorðn deligión kann mann siga eftir hondini men eg fari at geva magnus rasmussen rætt í at tað sum kann henda og tað sum uttan iva kemur at henda hjá rættiliga nógvum tað er tað at tann dag í lokinnhybridarnir eru útfassaður tá verður tað ikki elbilurin sum blíva valdur til so verður tað bensinbilurin sum blívur valdur til av fleiri orsøkum fyri tað fyrsta tí fólk eru tryggari við bensin tey tey kenna teir bilarnar ta og okur vita statuðvekk at eg eri útfordingar við elbilum men tað at útfasa plogginn kemur at gera tað at okur má selja meir bensin tað ivist eg onga løtu í tað haldi eg rasmussen hevur rætt
agnus rasmussen ger
takk fyri frú forkvina ja av tí tí vil eg taka saman um eisini eg haldi og nevndi í áðni at hetta er ikki við plaginn eitt frával av elbilum visu plogoinnbilarnir ikki hava ein møguleika til at verða keyptir orsakað av at prísirin evirhøgur so verður aðitt tilval av bensin og disabil takk fyri
takk tann næsti at fáa orðið er steffan klein poulsenger so væl
ein triðji minniluti nú hevur beinj johanesen ikki lisið sítt álit enn me hann kemur eisini og eg taki undir við málinum við einum broytingaruppskoti og havi hesar viðmerkingar í løgtingsmálinum nummar fjøruti og einogfjøruti frá tvey túsunogtveyogtjúgu skjýtir landstýrismaðurin upp at nýggir el og vetnisbilar verða frítiknir fyri virðisgjald umframt at fáa mvigafturbering upp til hálvfjerðs túsund krónur hetta uttan mun til hvørjum prísklassa bilurin liggur í hendan frítøkan fellir bilasøluni og kundanum til góðan frítøkan og afturberingin ðhevur kostað landskassanum rættiliga nógvar pengar skrásetingargjaldið er lækkað úr hundrað og níggjuogfýrs milliónir krónum í tvey túsn og nítjan til áleið hundrað miliónir krónur í tvey túsun ogtveyogtjúgu samstundis vóru tveyogtretivu komma tríggjar milliónir krónur endurrindaðar fyri mmvig í tvey túsund og tveyogtjúgu slíkar upphæddir krevja eina gjølla viðgerð í fíggjarnevndini og eitt nú mugu vit spyrja okkurt sjálvi um pengarnir verða brúktir rættast á henda hátt og um tað vendir sosialt rætt tað kann lættliga staðfestast at størstu afturberingarnir fara fram við keypi av lukzusbilum hetta verður lýst við niðanfyri standandi dømum so vig taka tann bíliga bilin fyrst sum sum hevur eitt siff fyri á hundrað og fimmoghálvfjerðs túsund krónur í hesum dømunum so kann hann við givnum fortreytim verða seldur fyri á leið trý hundrað og tveyogfjøruti túsund krónur áðrenn frítøkuna av skrásetingargjaldinum og mvigafturbering og við frítøkunum kundi elbilurin verið seldur fyri áleið tvey hundrað og trýoghálvtrýss túsund í hesi døminum givið at kundin fær tær hálvfjerðs túsundkrónurar afturborið og at helvtin av ágóðanum fyri skrásetingargjaldi fellir kundanum til góða og mist inntøka hjá landskassanum til hesa søluna er hundrað og trýogtjúgu túsund krónur men so er tað altíð tað hvat mann samanber við samanbera vit við bensin og disil avgjaldið so er mista inntøkan hundrað og einogtrýss túsun krónur fyri tann bíliga bilin og taka vit tann dýra bilin fara eitt sindur skjótaðar ígjøgnum sum hevur eitt siff fyri á fimm hundrað og hálvtrýss túsund so merkir tað fyri landskassan at hann hann missir trý hundrað og tvey túsund krónur og aftur her samanbera túvið disil og bensinbilar so er mista inntøkan næstan ein hálv millión fýra hundrað og sjeyoghálvtrýss túsund krónur fyri eina sølu felags fyri bæði dømuni er at søluprísurin kann variera nakað alt eftir hvørjum vinningi bilasølan leggur seg eftir við øðrum orðum hvussu stóran ágóða hon letur kundan fáa í samband við at skrásetingargjaldið verður sett til null prosent og her kann eg líka skjóta inn at tað var nettupp tíð eg spurdi til hesa kanningina hjá kappingareftirlitinum í hon er rættiliga aktuell í mun til júst hetta hvussu stóran ágóða farkundin í síðsta enda aftaná vit vit geva alla hesar frítøkurnar øh vit kunnu a staðfesta at sølan av dýrabilinum kostar landskassanum á leið tvær komma fimm ferðir tað tann bíligi bilurin kostar landskassanum og tá finnast tað uttan iva dýrari bilar enn tann í hesum døminum og hetta her er als ikki góður fordeilingspolitikkur hetta er rættiliga ósosialur fordeilingspolitikkur tí tað skal eisini havast í huga at búskaparliga eru tíðirnar sera óvissar við hækkandi prísum og rentum og tí kann tað hugsast at tey lágløntu og allarhelst eisini fleiri miðallønt fara at halda aftur við at gera stórar íløgur komandi tíðina so sum keyp av nýggjum bili hetta gevur konjukturbarometrir okkum í øllum ferð um eina ábending um har brúkarin astan vanligir føroyingurin sigur at tað er sera sannlíkt at hann fer at spara meira upp komandi árið og hetta er tøl frá hægstøðuni tað sokallaða trestutalið sum brúkarin hevur hevur úttalað seg um og her er mann altso talið er væl yvir í miðal har hann sigur ter øgiliga sannlíkt at at eg fari so spara upp so hetta er enn ein ábending um at tað í størstan mun vara tey vælhavandi sum fara at fáa hesa afturberingina sum fara at keypa bilar í somu ferð áhugafelagið fyri elbilar ella áhugafelagið fyri elbilaeigarar orsaka elbilafelagið skjóta tí eisini í hoyringsskrivi til fíggjarnevndina upp at gera eitt prísloft fyri hvør kann fáa hesa afturbering við øðrum orðum at luksusbilar ikki fáa afturbering tí hevur tú ráð at keypa ein luksusbil so hevur eisini ráð at gjalda fult avgjald fyri bilin og hetta er elbilafelagi te tey sum umboða teir borgarar sum koyra elbilar tey skjóta sjálvi efta príslufti hopp og onkur vil kanska siga at at miðflokkurin kemur sum ketta úr hóttatrøi við sínum kritikki av uppskotunum men her hoyrir við til søguna at hvørki hetta lógaruppskotið ella tað sum undanfarna samgonga samtykti hevur verið til almenna hoyring altso uppskotini um at frítaka el og vetnisbilar fyri virðisgjald og mvig eru ongantíð blivin lýst gjølla men har hoyri kanska líka við til søgurna at heilt aftur í tvey túsund og seytjan bleiv tað kanska meir lýst og og he vóru fleiri hoyringar gjørdar men men hesi seinastu nógvu árini er málið øgiliga illa lýst og tá eitt lógaruppskot ikki hevur verið til almenna hoyring so eru løgtingsmenn ikki líka væl ílatnir at taka støðu til málið undirritaði mær ærliga viðganga at hann ikki hevur havt nóg gott innlit í málið fyrr enn nú hann gjørdist limur í fíggjarnevndini samstundis eru vit blivin nógv klókari upp á hvussu nógv afturberingin til grønar bilar hevur kostað landskassanum nú hon hevur virkað í fleiri ár tað er ikki smávegis upphæddir sum fara úr landskassannum endamálið við uppskotinum tað er tað er sera greitt cotveyútlátið skal minkast tað er bara ræðiliga umráðandi at vit ikki stara okkum blind upp á hetta eina parametri í tí sambandi hevur undirritaði valt at leggja dent á sosiala vinkulin upp á uppskotið afturat hesum er eisini vert at kanna um vit fáa mest burtur úr pengunum við at stuðla el og vekningsbilim ella um pengarnir høvdu munað betur um teir fóru til onnur átøk samanumtikið staðfestir undirritaði at hesi lógaruppskot venda sosialt skeivt og um nýggja samgongan veruliga meina nakað við at hon vil fáa skil á landshúsarhaldi og kallar seg sosiala so liggur tað beint til vinstra beinið at samtykkja eitt prísloft sum undirritaði skjytur upp og sum elbilafelagið eisini mælir til at innføra hjá teimum flestu verðurta av vinstra beini en kanska hjá rut verið tað høgra beini í sambandi við at fáa fíggjarligt skil áøh og nú havi eg tveir minuttir eftir frú forkvinna og far brúka teir minuttirnar upp á broytingaruppskotini og tað snýr seg í heilt stuttum um at at mann setir eitt prísloft og elbilafelagið hevur skotið upp at mann sigur at bilar sum kostað meir enn seks hundrað túsund skulu ikki fáa nakað afturgoldið men tað sum er mest praktiskt er at brúka sifvirði og siffvirði er stytting fyri kost innsjóreins innfryt og tað er tað sum innflutni bilin hevur kostað teimum komin til landið og og eg havi so skotið upp at at tað er bara el og vetnisbilar sumhava eitt sifvirði lægri enn trý hundrað og hálvtrýss túsund altso tavð sar upp til trý hundrað og hávtrýss túsund krónur so fær mann hesa afturbering og tað er tað ger seg galdandi bæði

og so til allarseinast so haldi eg faktiskt at at samgongan ger ein feil við at signalera út til føroya fólk at prísloftið fer at koma hmen lógin kemur seinni tí at tann tann sum ætlar sær at keypa itt luksusbil hann hann er sjálvandi púra rationalur hann fer at keypa nú hann fer at keypa nú áðrenn hetta prísloftir kemur og eg vænti at nógvar luksus transtraktiónir fer at gerast hetta árið og kemur prísloftir næsta ár ja so avmarkar han kanska eitt sindur men eg eri sannførdur um at at allar allir teir handlarnir verða gjørdir nú og tí hevði tað verið rættast at vit í fíggjarnevndini gavi okkum eina ella tvær vikur afturat og kanska fíggjarmálaráðið kundi hjálpa okkum at funnið rætta talið visti visti mann ikki følir seg tryggan við hetta mann kann kann gott keva tað hægri mann kann gott seta ð øðrvísini upp h men tí skjótu g upp at vit koyra uppskotið aftur í nevnd frú forkvinna
takk fyri takk fyri uppskotið er hervið móttikið eyðgun samuelsen ein við
merking ger sovæltakk fyri frú forkvinna nú nevnir steffan klein poulsen hetta her við at inntøkurnar fyri skrásetingargjaldið hjá landinum er minkaðar úr hundrað og níggjuogfýrs niðir í hundrað milliónir haldi hann segði og tað er rætt men eg hugsi at tað sum mann fær fatanini av tí er jú ella tað sum er við at ganga fyri seg er ikki tað at fólk bara fara ag keypa hesar bilarnir og brúka avavsláttrin men eisini tað at bilasølan minkar sum heild og tað vænti eg vit fara at síggja enn meir til í komandi tíðum sum sum steffan klein poulsen eisini nevndi so tað er ikki tað ber ikki til at síggja akkurát hvat er orsøkin men partvíst er tað sjálvandi tað at fólk hava keypt nógvar orkuvinarligar bilar og so nevnir hann og tað er jú eini ein trupulleiki sum mann upp á longri sigt virkliga má taka støðu til hetta við teimum lækkandi inntøkunum hjá landskassanum tá mann stuðlar upp á hendan mátan

segersuvælja nú eri eg faktiskt ikki greiður yvir um fíggjarmálaráðið klárar atat gera mun í teimum tølunum og og beinleiðis siga at elbilurin kostar hetta og og hetta er bara færri bilar sum eru skrásettir tað tað eri har erie faktiskt bara skyldigur øhmen men egja tað kann vera at at sølan er minka nakað ta havi øllumførðmum fingið upplýst í fíggjarnevndini men ja tað er ikki at taka feila av at tað er hesin stuðulin sum sum ger tað størsta hakkið í í skrásetingargjaldið og og mmgkontoer sjávandi ein kempikonto men men har har er har er tað eisini tíggju tals milliónir sum sum hann missir úr landskassanum og afturat tí tá ið bilarnir so eru keyptir og og fara í raksturin hjá øllum hesum húsarhaldinum tað spurdi jørgun niclasen eisini inn til við munnligum fyrispurningum teir teir gjalda minni í vegskatt tá tá ið áttaogtjúgu túsund elbilar fóru at koyra her so kunnu teir ikki betala tann vegskattin somar taðvarin nú vistu mann ynskir vst mann ynskir at fáa hesa intøkunegin mann kann eisini færa onkra heilt annan veg kfkf pengarnar inn men eftir stórar upphæddurrú
kunna hvat hevur páls
ger sovæl takk fyri eg haldi at tað sum steffan klein poulsen var fram mer sletki heilt ósamd í tí eg haldi eisini at at tað er eitt gott hugskot at seta príslaft á og te skilja eg frá samgonguumboðnum í fíggjarnevndini at tað er nakað sum man fer at arbeiða við tað sum eg hugsaði at at viðmerkja ella spyrja røðaran um tað er at hetta uppskotið tað kemur nú eisini eitt sindur seint tí at at tað ikki hevur nøkur skipan síðan fyrsta januar og hettir egentiliga ein leinging og útfasing av tí skipanini sum undanfarna samgonga eisini valdi at at leingja hugsar mann ikki hesar spurningarnar tá mann sat í samgongu og og longdi uppskotið og til fyrstu viðgerð á málinum tá snúði partur av viðgerðini hjá miðflokkinum um hetta uppskotið snúði seg um hetta her sosiala ein øgiliga stórur partur snúði ser heisi um ati e óetiskt við elbilum heldur mann ikki tað nú tá mann er til aðru viðgerð
stefan klein poulsen ger sovæ
ja har vóru nógvir spurningar fyri forskrivnað tað er rætt at hetta bleiv longt í seinasta samgongu og tað tað innrømi eg erliga í hesum álitinum at eg sjálvur havi ikki havt nóg gott innlit til at síggja hvat upphædd við tosa um per persóni og eg visti ikki av at skráðsetingargjaldi var faktiskt so ógvusligt sum tað er og og tí tí haldi eg ja kanska kanska tær hava ein feil á samgonguni men men tann sokalla sosiala andstøðan sum sat tá kundi eisini verið so mikið kritiskt og skotið hetta upp tá men men tað har tað fór bara heilt ígjøgnum og í mun til tann etiska spurningin ja so tóku vit hann upp til fyrstu viðgerð men í nevndini hava vit tosað meir tekniskt um her hvussu hvussu skulu vit seta prísloyvi her á innanlands men hitt er sanniliga eitt evni mann skal viðgera tí tá vit fara at siga at allir føroyingar skulu keypa hetta her og mann skal hava so stórar mongdir av battaríum so er tað vert at kanna ókey hvat er tað tað sum liggur aftanfyri í hesari leveringsketuni
takk síðani er tað kai liðug hólmi johannesen
hvat?ja tá ið eitt áhugafelag sendir okkum í løgtinginum politikararnar eitt hoyririns skriv um hvussu vit kunnu spara pengar tá eiga vit at lurta óalmindiliga væl eftir og tað er akkurát tann í vinkulin hví skulu vit geva einum sum keypir ein bil fyri sjey hundrað túsund hví í himmalsnum skal hann fáa so nógvan stuðul hetta kundi betalt fyri eina kompletta krabbameinsviðgerð ein luksuspilur hetta er eitt so stórt innhøgg í inntøkurnar hjá landskassanum vit eiga at hugsa um tað og tað er sum er johan sær var inni á hetta er blivið til næsta religión hetta grøna er púra samdurin um vit skulu vera tað grøna men eg havi sagt tað fyrr vissu allir borgar í tórshavnar kommunu skulu til at hava elbil so kostar tað sjey milliardir at leggja tær káplar sum skulu til vit mugu eisini hava høvdið við okkum so vit skal koyra for skjótt
eta fann klein p
djørt væl eg eri púra samdur at at hetta viðhvørtur og blívur hetta til ein religión og við øðrum orðum at mann starar seg blindan upp á tað sum eitur co2 men tað er so nógv onnur á spegdir í hesum málinum her og ja eg haldi eg haldi sjálvur at vit gjørdu ein feil tá vit bara bara longdu tað upp á hendan mátan í seinna samgongu uttan almennar hoyringar og men tað tað var løgtingið samt tað sum skilti partan av tað var hybridbilar og og elbilar hvat skal vera við altso er tað bara ella ella hybridbilarnir sjálvir ha tað er tað sum skilti tað og tað fór við øllum fokus men mann fór slett ikki og viðgjørdi uppskotið niður til taljur og nú hava vit dyrkað hendan vinklin eitt sindur og kunnu staðfesta at uppskotini hava vendt rættiliga sosialt skeivt síðstøð samgongu og eisini tað sum henda samgongan nú ætlar at koyra ígjøgn
takk síðani
serta jens arana ger so væl ja t nøkulunda tað sama sum sum eg nevndi fyrr í dag og sum hervur polsdóttir eisini var inni uppá tað er hetta her við viðgerðini í í í nevndini er steffan klein poulsen nøgdur við viðgerðina í nevndini generelt altso ikki bara hetta her við við prísloftið men men við sososiala altso fyri meg er tað tað sum kemur at avgerði um eg atkvøði fyri hesum er likki tað er tað sum sum er komi fram sum kemur fram meir meir at eitt eitt kinesiskt firma situr á øllum marknaðinum keypir alt sum verður framleitt í í í kongu undir undir trælalíknandi umstøðum fyri at okur skula kunna reypa av vælferð og hvussu grøna okkur eru sovíðari hvussu ber til at tað ikki vur verið til viðgerðar í í í nevndini so tað eru góðar grundir til at at koyra hetta aftur í nevnd
steffan klein
polsen ger sovælja frú forkvina ja egeg hugsaði sjálvur um tað at vit vit kundu brúkt meir tíð upp á akkurát tann partin hvussu hvussu hongur ett battarí saman hvar kom hasar rávørurnar frá og og og hvussu eru so arbeiðsumstøðurnar har men hybridbilarnir altso mild hybrid og hebrid og ploggin hebrid og og so etta prísloftið sum kom inn frá síðuvegnum tað tað bara diskusiónir rundan um tað fór við meginpartin av tíðini men eg haldi heilt sikkurt at mann kundi brúkt meiri tíð upp á hitt og kanna nærri hvussu hvussu hongur hvussu hongur hendan hvussu hongur hendan virðiskeftan saman og ja og so er tað so er tað infrastruktururn vit hava set iki tosað so nógv um infrastruktururn akkurát her eg veit ik um nakar kemur inn at í álitinum men tað havi e faktiskt eisini brúkt nógva tíð upp á fíggjarnevndini hvussu við løvuðstøðunum hvussu við teimum sum ikki kunnu fáa ina lasøku hvussu við øllu í kaplinum og ja nøkur ting sv øgiliga optimistiskum men men eg eru eisini onnur ting sum sum halta eitt sindur fyri tey sum keypa sær ein elbil við sørvwhis og við at koma til eina látstøð
takk fyri tann næsti at røða verður beinir johannesen ger so væl
ja eg havse mínar viðmerkingar til heta málið er og ella málini eru jú tvey mál og tað eru nokk so líkar eg fari bar at lesa tær úr

ein minnilutir beinji ohannesen tekur undir við málinum við einum broytingaruppskoti og hevur hesar viðmerkingar parturin av uppskotinum í fati um el og vetensakfør er júst tann sami í undanfarni landsstýrismaður í fíggjarmálinum legði fyri tingið ið er løgtnsmáli nummar sekstan tvetsúunog veyogtjúgu hesin parturin er eisini í samsvari við orku veðurlagspolitikkin ið bleiv samtyktar løgtingin tjúgu tveyogtjúgu hesin minnilutin tekur undir við tí partinum av hin parturin av uppskotnum er at mann hækkar skrassingargjaldið fyri hybrid og ploggin hybrid akfør frá at gjalda ávikavist tretivu fimmogfjøruti prosent í skrassingargjaldi skalma eftir hesum gjalda hálvtrýss fimmoghálvfjerðs prosent frá fyrsta juli tjúgu trýogtjúgu hetta fer at gera bilarnir munandi dýrari keypa og kann taðhava ta avleiðing at fólk í staðin velja sær eina meira dálkandi loysn enn hvat tað uppskotið hevur ikki verið til hoyringar og við skopráðir fyri broytingin stutt tá hugsað verður um at komið er væl áloys inn í árið sum tað er komið fram undir viðgerðini so hava bæði seljarar og keyparar virkað eftir at verandi ásetingar fóru at verða galdandi alt árið í tjúgu trýogtjúgu tískil er tað óheppið við stutta skoppráðnum tí ofta er bíðitíðin eftir bilnum long og kann broytingin hava óhepnar avleiðingar við sær um avtala longu er gjørd

hesin minnilutin metar ikki at tað er rætt at hækka skráseningargjaldið metir ey heldur at hesin partin av málini er búgvin til støðutakan tí melir hesin vinnilutin til at hilduð verður fast um tað uppskotið í undanfarna landsstýrið legði fyri tingið og hesin minnilutir setir tí fram soleðandi broytingaruppskot og og tað er í stuttum tað at mann tekur strikar tann partin sumumfevnir høbrid og plogg inn hebrid og heldur fast sum tað viðvíkjandi elbilinm og so tá tað kemur til morðvunsgjaldið so eru viðmerkingar mestsum tað sama kanska tingfólk kunnu um tey hava huga eru áoga ítí sokundu ta sjálvfar at lesa tær meni tað eru í í sama viðfaringi hi hetta her at at skoppreyð er øgiliga stutt og eisini man hugsaðr um at at tann ásetingin í lógini tá tað kemur til morvinisgjald fyri tá var tað so bara plogg inn hybrid dagfør skuldi eftir ætlan verða galdandi til einogtretinda desembur tjúgu fýraogtjúgu verður so flutt fram

eg sjálvur at tað er eisini ov stutt og halda fast í tí broyting ella tí uppskotinum sum bleiv lagt fram her í heyst og sum sum hann hevur verið inni á við hesum álitinum so er tað millum annað mann kann siga tann handilsligi parturin av tí kann mann siga øum mann hugsar soum tá mann hevur eina fyritøku ella er vindrekandi og hevur eina vøru so er tað jú altíð so sær at mann keypirvavnarvøru um mann veit hvat hon kostar og mann veit hvat marknaðurin fyri vøruni og so tá ið sum í hesim førnum tá mann kanska hevur vøruna goymslu ella tá ið mann hevur vøruna ella avtalu um at selja vøruna so broytast fortreytirnar brádliga og tað halda vit hvortshaldi eg er øgiliga óheppið sæð frá tí sjónarhorninum og eisini fyri keyparanu visti er tað soeið sær at keyparin hevur gjørt eina avtalu frammanundan og sum sum tað er nevnt bæði í hoyringunum og aðrastaðni at bíðitíðin oftani er øgiliga long eftir bilum onkuntíð kann tað hálvtar kanska tíggju tólv mánaðir til at bilurin áðranferð kemur og skal gjaldast tískil hevur tar óhepnar avleiðingar kann moog siga og tann hin avlokin sum hetta oyskan hava tað er tað at í staðin fyri at velja eina grønari loysn so fara fólk kanska at velja at keypa ein disil o bensinbil tí teir eru tað bíligari og tað er nættugt tá tað kemur til skráseningargjaldið so var tað so sær at mann sett ta í lógina at hybrid og plogrini akført skuldu gjalda tretivu fimmogfjørutiprosent og tað var eisin ætlan um mann skuldi gera tað eisini fyri at fólk kundu fáa ein bíligari bil og sum án eisini sær í uppskotunum viðvíkjandi tá tað kemur til elbilarnar at mann fá særskrásetingargjaldið út so er tað eisini sær um mann lendir á júst hesum her tretivu fimmogfjøruti prosentum tá ið útfalsingin ár fer liðug tað var júst ætlan við tí ella tankin við tí var jú tann at fólk skuldu fáa kanska ja fáa ein bíligari bil til keyps her í føroyum í mun til hvat mann hevur havt eella at skráseningar ella gjøld avgjøldini ikki skuldu vera so høg so tað varu líkasum tankin aftan fyri tí og tískil haldi eg r eisini er óheppi eg dugi at skilja kanska ein partur av hesum her tá mann vit tosa um nettupp við hebrid og ploggin hebrid og tað blívur kanska nokk so tekniskt viðhvørt men hvussu grønar grønir eru bilarnir og so hevur mann kanska eineitt sum mann kallar mildhebridar sum kanska eru ja eg vetk um ann skal siga eitt eiti ella hvussu og eg dugi at skilja vist mann ikki ynskir at teir skulu fáa ein lækka í skrassingargjaldi men so haldi eg vistmann sigr tað tá handlar un so haldi ag mn eigur at taka støðutakan til tað og kanska hyggji um mann kann skilja teir burturúr tí mann hevur hebridbilar í í mun til ein líknandi dbensinbil eru man kan siga uhvøvsvinarligar ella dálka væl minni og tað sama við plogg inn hebridbilum og sum magnus rasmussen varð inniá so eru tað kanska ymsar meiningar um hvussu nógv teir verða løddir hesir bilarnir er meni eg haldi tað sum hann kanska eisini er komin fram í hoyringum frá fleiri tað er tað at teir byrjararnir nú hesi tølini koma aloftast frá danmark tey tølini sum verða víst á um hvussu nógv tei vórða løddir og ikki men tað sum nógv hava víst á í hoyringunum tað er tað at hesir bilarin er nettupp eru væl egnaðir til føroysk viðurskifti har ið har ið frástøðan ikki er líka stór til frá heim til arbeiðis sum til dømis í danmark og so vísir tað seg kanska eisini kanska løgan í dag s alti e fyri at takas saman um so tann partin a elbilunum tað er alt lagi við tí men men eg haldi at júst hesin her parturin av hesa broytingina man ger her beint hann er tað er øgiliga óheppið vil eg siga og eg haldi mann skal eisintíat skopbreyði r so stutt at er tað so sær at til dømis mann vil pylka okkurt burturúr so haldi mann skal taka taðupp til viðgerðar aftur og koma viðein uppskoti seinni um tað

stoyttur ger so væl takk fyri fólkuna fyri einum ári síðani so var millum annað fólkaflokkurin uppskotsetari til uppskot til samtyktar um veðurlagspolitikk føroya sum hevði eina rúgvu av átøkum fyri hvussu vit skulu minka okkara útlát eitt av átøkunum var at at mann skal halda fram við við frítøkuni fyri fyri elryktirnar og vetnisryktirnar bilar meðan gjøldini fyri hybridakvøruldu stigvíst hækka frá tvey túsund og trýogtjúgu til tvey túsund og tretivu nú eru umstøðurnir sum kanska sindur broyttar hjá fólkaflokkinum sita í andstøðu nú og ikki samgongu tú ætlar bara at spyrja formandi fólkaflokkinum er tað onnur átøk í veðurlagspolitikum sum hann eisini ætlar at venda bakið takk fyri tú
beini johannesen
og tað gjørdist vælparturin av edmundinum hann er hann takar tað sund við tað er púra satt men tá tað kom júst til legði teg hendan partin her við tá tað kom til at hækka avgjøldini tey át ikki blivu so tikið uppúr og tað var eisini kann eg gott siga at vit í fólkaleikunum ikki vóru so glað fyri at mann hevði tað og mann nevnist so í veðurlagspolitik sum mann fór at taka tað uppaftur akkurát tann partin meini eg men tá tað kemur til at akkurát hetta er við plognurbrytbilar tó er so haldi eg yvirhøvur sum verður nevndur í hvørki positivt ella negativt í veðurlagspolitikkinum kann mann siga so men eg skal fara at siga sum er so akkurát parturin av edbiluni sum eisini verður nevndur í veðurlagspolitikkinum og tað uppskotið er eitt snýtt fram í heyst tað tá góðar hon tí takk fyri
takk fyri tann næsti røða verður jørgen niclasen ger so væl
frú forkvinna hetta er er ein svartur dagur hóast tað verður tosað grønt við føgrum grønum tónum so er veruleikin aftan fyri hesa samgonguna svartur tað uppskotið sum er til viðgerðar í dag kemur at føra bilarparkina við svartari slavsíðu tað er eingin ivi um tað øhog taka við tey uppskot sum vit ella tær útmældingar sum vit hava fingið frá hesum her grøna landsstýrinum so er tað hava tey sagt kolagrestur tað skal mann stuðla og oljuleiting fær mann í gongd við eg taki fult undir við tí altso og so fer mann í høsla við hetta uppskotið tá ið hybrid og plogg inn hybridbilar tá tað gjaldið bleiv sett til tretivu prosent ávuka vist fimmogfjøruti so var tað fyri at javnstilla teir í avgjaldi til landskassan við vanligar bensin og disilbilar bensin og disilbilar verður sagt at vera tað skitnasta øh tað er eingin ivi um at ploginn er absolutt ferð grønu leiðina øh teir koyra rættiliga langt í dag og og vit hava sæð kanska serliga her í høvuðsstaðnum at mann sær nógvar elbilar og og ploginn hebritbilar ogsovíðari at vissu í mann setr tær klalata um kvøldið jamen so so ei man a kunna koyra næstan uttan yvirhøvur at tendra motorin havnarfólk við progeinn kann í dag koyra vestur á flogvøllin o av heint á onkran og fara aftur til havnar uttan a tað tað letur í motorinum so at siga at tað at teir ikki eru grønir tað er ikki rætt tað sum mann ger við hesum uppskotunum og minst til meðan hetta her hevur verið í gildi er mettøl søla av elbilum altso elbilasølan í voksin munandi meðan hetta her hevu verið galdandi við plogginn hybrid og hybridbilu men tað er eisini fleiri av hybridbilunum komni tá mann nú ger hetta so fer avgjaldið at vaksa millum hálvtrýss ja og heilt upp í hundrað og hálvtrýss túsund krónur fyri hebrid og plogg inn hebrilbilar altso ein avgjaldsøking sum virkuliga vil nakað hvat førir tað til altso vanliga fólkið hyggu sjálvandi eftir hvørjir pengar eru at keypa ein bil við og og tey láav miðalløntu hyggja ja men men men nú hundrað og hálvtrýss túsund krónur meira fyri ein bil tað tað tað klárar mín fíggjakonto ikki so mán mann væl saktans fara yvir og keypa ein vanligan bensin ella disilbil so tá ið samgongan líkasum sigur hetta fer at geva tveyogtretivu milliónir um árið tað fer tað ikki tí so nú fer fólk heldur at keypa ein bensin ág ein disilbil og vissi ikki tey gera tað so má væl dreymurin hjá samgonguni verða tey keypa eina elbil og so fær landið slett einki so fíggjarnevndin má hyggja eftir hesum her tí at hasar tveyogtretivu milliónirnar um árið ætað er fuglur á takinum sum sansýnlís longu vegdeyður øh og tá tað so kemur til atta grøna altso hvussu grønir eru hesir bilarnir og eg havi roynt seinastu tíðina tá mannhe havt eitt sindur góða tíð at hugt eftir ymiskum granskingum sum erðu gjørdar og visi mann tekur produktiónina av einum elbili og tekur teg uppí eg sá tóvar tríggir viðurkendir granskarar og mynsken sum høvdu gjørt ta útrokningarnar og teir søgdu eina varu tíð upp á tíggju ár g veit eg ikki um um battaríini í einum elbili var í tíggju ár eg kenni mest til battaríir í trukkum og tey mugu skiftast í minsta lagi fimtan hvørt ár so tíggju ár má so væl vera ríkiligt og tá vísa tølini at ein vanligir disilbilur brúkar útletur minni siotwey men tá er altso byggingin av bilurnum við eisini so tað er oinki ivast í at hendan samgongan fer at høsla við kol oljuborðing og við hesum uppskotunum meira á svørtu leiðina so eg vil sleppa frá at hoyra tey braða upp á seg við við grønum loysnum og tá tað kemur til veðurlagspolitikkin so stendur ongastaðni í veðurlagspolitikkinum at mann skal í gongd við einum avgjaldsøði og áleggja hundrað og hálvtrýss túsund krónur upp á klognbilar og hybibilar tað stendur ikki eitt orð um otípolitikkin
takk viðmerking frá kaili joholm johannesen
ger sovælja takk fyri harra formaður vórðáinntøkumetingum í gjár upp á hundrað og hálvfjerðs milliónir og sonaka landsstýrismaður fíggjarmálin eisini fyrrverandi kennir alt til at hvussu nógver skatt intøkurnar hvussu nógvar avgjøld fáaðu vit og hvussu nógvir bilar seldir og sovorðnanin tað er tann mesta spenningurin tvissu altíð fyrr yvi vera el sær landstýrismaðrin ein vanda í at tað kom at mangla pengar onkurstaðni til vælferðartænastin hevur ein fólkafloksveljari sum tjenar sjey átta hundrað túsund ella ein sambandsveljari eg mar brúk fyri at fáa eina grat eina kekt at mann skal keypa uttan avgjald hví skal mann geva kapitalistum sum fínt klára seg sjálvan hava ráð til at keypa bilar hví skulu teir hava eina avgjaldsfríheit her gev teimum sum keypa bil fyri trýgindrað túsund avkendfríheitja jú tað veit eg væl men mann kann læra sínum feilum heldurvísa ikki blíva við at geva kapitalistum f
niclasen
gersvæja hóast eg ikki havi tøl upp á tað so hvussusover við at ferðast runt í hesum landinum so sær mann týðiliga at tey serliga eri í høvuðsstaðnum at tað eru nógvir elbilar og og tað eru nógvir ólukksáliga flottir elbilar og ov dýrir tað er milliónaklassin og uppeftir og tað heldur mann at tey skulu hava ein stóran studning frá landinum sum kemur at kosta hundrað milliónir krónur um árið eg eg haldi t tað er skeivt men rættskórarætt samgongan ætlar at seta á loft á stá dýribilarnir ikki skulu fáa men akkurát sum í gjár við fíggjarlógini heldur ikki tað verður í ár øh so egegaltso eg havi verið við til hendan her veðurlagspolitikkin og tí verður tað kanska ringt ikki at atkvøða fyri elbilum men men eg má siga at eg eri blivin klókari altso framsókn var við at gera tað avtaluna og har var einki um progenebrid og valið er ikki meiri liðugt so hoppa framsókn frá tí avtaluni
heygast
ger so vælh takk fyri frú forkvina um eg skilti jørgun niclasen rætt so segði hann at at frá tí at ein dysilbilur kemur í eyga og allar hansara liðugutíð g frá ein aein elbil kemur í eygu og alla sær liðuirtíð so er tað sama cot og dálking og alt so varð nakað so eieg skilti hannrætt men plugg inn høbrirdbilar tað eru bæðir bilarnir í einum tavilsi at har er dupult dupult so teir skulu bara út skjótt sum møguligt takk fyri
hjá
gsvæelnýtslan altso helvtin av elproduktiónini í føroyum var svørt tungolji í fjør og tað vil siga at bæði elbilurin og progain hybridbilurin brúka elmegi og tað vil so siga at har eru har eru eru partur av tí er eisini svart tað hoyrir við men tað er einki at ivast í at ein plogainn í bridbilur sum í dag betalir líka nógv avgjald sum ein vanlig bensinbilur at hann er hvussu so er á tí røttu leiðinum og tá eg so hyggji í veðurlagspolitikkin so stendur ongastaðni har at plógg inn og hybridbilar skulu fáa eina skatta eyka rokning upp á hálvtrýss til hundrað og hálvtrýss túsund krónur tað stendur ongastaðni mann hevur tosað um kanska bensin og disilavgjald men heldur ikki tað skal vera í ár altso so so tað tatað er tað sama har so ta avtaluna hoppaer framsókn frá og tað eri eg harmið
síðan er tað jenis a rana sum fær orðið ger so væl
steffan klein poulsen hevði eitt gott hevur eitt gott álit frá fíggjarnevndini um hetta málið takk komun fyri tað og eisini tokkonu fyri nakað sum hann segði her hann hann hevði eitt nýtt orðafelli knku siga hans hann tosaði um ta so kallaði sosialu andstøðuna og tað er hana l mær appilera til teirra tey sum sótu í andstøðu meg nú sita við ræði tey vóru tá áðren hetta valið tann so kallaði sosiala andstøðan hvussu kunnu tykur verja eg kann ikki og so siga onkur ja menhetta er ikkieitt nýtt uppskot nei men men fyri tað at mann mann kann altíð fáa betri hugsanir mann kann eisini altíð lesa sær meiri til av av av vitan sum mann noyðist at fyrihalda sær til heila og alt tað sum e komi fram um hesi kumligu viðurskiftini sum tey sum skula skaffa okum hesar her eletsku bilarnir skaffa okkum kotbólti og litúmu og sovíðari hvussu tey liva undir tað má gera áðrin á ikki bara meg men eisini ta so kallaðu sosialu avnstøðuna tað kann ikki bara annað til tað kann ikki bara annað til altso tað snýr seg um eina kinesiska verksmiðju sum stendur fyri framleiðslunini av so gott sum øllum kotbólti sum verður vunnið í heiminum og litið um í miðnum í kongu tað verður eitt sindur framlat eisini í kina minum í kina kanada australian onkrum øðrum landi men meginparturin er í kongu har ið kinesarar hava sett seg tungt á valdið har børn ung fólk fátæg fólk verða send niður hálvfjerðs metrar niður í gjøgnum smalar tunlar við hondunum at grava tann málmin út sum skal reinsast fyri at finna hesi her ráðevnini sum okur skulu brúka til okra margglætu tað er ikki í ordan har ganga tey so undir kumligum viðurskiftum uttan nakrar maskurella nakað su kal verja lunguna av teimum saman við øðrum og liva saman við millum annað kadmyum og og og uran sum er er er beinleiðis vandamikil evnir kinesararnir farastað við øllum forvinna pengarnar hevði tað verið tað tað er blivið rík av tí tað bleivur tað ikki ikki ein gang tað so eg vil gjarna biðja hvønn einstakan tinglim um at umhugsa øhtað sosiala í hesun her uppskotunum eg fari ikki a atkvøða fyri hesum eg fari ikki at fáa mær ein ein ælbil í í nærmastu framtí tann vitanin eg havi í dag forðað meg fyri at kunna gera tað serliga sosial økin og hetta við at okur ikki kunna koyra tað aftur í nevnd sjálvandi kunnu okur tað ein skattalætti sum er so ómetaligan týdningarmikil at fáa ígjøgnum og sum okur høvdu klárað tann farna samgonga hann kundi ikki koma ígjøgnum tí tí mann má brúka tíð til at kanna mann skal brúka eitt heilt ár til at leggja hann til rættis tað er sjálvandi undanførslur tað veit men hví kann mann ikki gera tað sama við hetta uppskotið hví kann mkunnu okur ikki hetta uppskotið koyra rætt nevnd tað er so ein møguleiki ella útseta tað til í heyst eg veit tað í fleiri tað eru sikkra túsund orsøkin til ikki at gera tað verður sagt men men eg haldi t heta er so álvarsligt at tað eigu ukur at gera so kundi okvr fingið svar upp á tað sum jørgun niclasen til dømis førdi gott fram hvussu grønir eru elbilarnir visi mann hyggur eftir tað eru summir sum siga tað koppar ikki tann balansin fyrr enn teir eru fimm seks ára gamlir og so brúkar mann eitt løgin meðan mann sigur tað jamen av tí at at tað er løgmaður segði at at og og litið um eru í í telefonini hjá jensa rana so so so skul kur foforseta við at so skuli evet ikki hugsa um hetta her sosiala tað segði hann undir fyrstu viðgerð meni so kundi okur fingið svar upp á hvussu nógv kobólt hvussu nógv litium er í einari fartelefon í einum einari teldu sammett við við ein bil og eisini tað sum kaili johannesen før fram hann sigur tað at vit skulu hava hava vvissi okur bara skulu hava elbilar so krevur tað at okur fara at at at leggja kaðalar fyri sjey milliardir í vegirnar hav okur ráð til tað og so tað sum eisini er so øgiliga týdningarmikið jørgun niclasen tosað um tað jamen er eru elbilarnir grønur altso tað er tung olja sum í hvussu s er altso okur hava ikki eina grøna framleitslu av el í dag í føroyum kanska trýss prosent er frá tungolji
her eru so nógvir spurningar latime koyra d etin í nevndina allarbest lat okkum útseta hetta her fyr enn ikki upp á grund av tí sosiala ja takk fyri so eru tað onkrar viðmerkingar stefan klein
polsen ger sovæl jame harra formaður tað er akkurát soleiðis sum sum jens a rana g endaði sí eina røðu heta er í rættiliga tekniskt eru nógvir spurningar infrastrukturin sjálvir elbilarnir og øll sløg av elbilum og hebrid tað sosiala her í okkara landi tað fíggjarliga arspekdið og so eisini tann sosiali vinkulin upp á heimsbasis vit eru ú øll heimsborgarar í hesum globaliseraða heimi og og tað verðurnevnt í hetta her at vit keypa teldur teletelefoninir og annað ja har eru battaríið í men tey battaríini eru rættiliga lítil í mun til á einum elbili og tað er tað er tann fríi marknaðurin tað er tann fríi marknaðurin sum sum raður og vit velja sjálvi um keypa ella ikki her fer mann politiskt inn og ambufallar og vil hava fólk at keypa elbilar tá er tað upp á sítt pláss at vit eisini viðgera tann partin summi hava bórð hgað at at at skúgva tað til viks men tað tað tað er eigarat vera pláss yri at vit viðgera tað og vit kundu havt gjørt meir burturúr tír í sjólvarfíggjarnevndini og tað skal eg sjálvur viðíkjena
takk fyri jensa rana
ger so vælman ikki bara falarfólki at keypa elbilar man lønurfólki fyri at keypa elbilar mann fer niður í landskassan og gevur altso dýrari hann verður meir kanst tú fáa úr landskassanum okra felagskassan hatta er ikki í ordan sosialt er tað ikki í ordan eitt annað sum mann kundi brúkt og eg fari at heita á fíggjarnevndina nevndirnar fara jú kanningarferðir valsignaði hetta r eitt fantastiskt ein fantastskur møguleiki at fíggjarnevndin fer eina kanningarferð til kongu hví ikki so endiliga ein ein kanningarferð sum vil nakað sum hevur eitt eitt eitt veruligt endamál og og og vissi fíggjarnevndin ikki fer so fari eg upp á staðið at at at at biðja ta nevndina sum jeger partur av uttanlandsnevndina at fara ein túr til kongu og síggja tey viðurskiftur sum hesi veikasti og fátækasti liva undir fyri at okur kunnu liva í marglæti
takk fyri so er ein viðmerking frá annika olsen ger
gervæja takk fyri ja nú nevni jenis arana nokk hett her við barnaarbeiði og tað eru børnini sum skulu heinta málmin upp børn í kongu sum skulu heinta málminum upptil at framleiða elbilin eg hugsi at vissi tað ikki bleiv gjørt so blívu hesi ólukkudýrini sett til at gera okkurt annað arbeiði so tí kundi eg hugsað mær at spurt jenis arana sum eisini hevur verið uttanríkisráðharri fyri stuttum umum hann gjørdi nakað fyri at senda hesum børnum menningahjálp soleiðis at mann kundi kundi gera eitt arbeiði fyri at hesi børnini sloppu undan at arbeiða tí at fara tað ikki niður eftir málni so verður tað set til a gera okkurt annað barnaarbeiði

gergóða viðmerking hetta er jú trupulleikin runt um í heiminum og og eg nevndi í gjár ella fyrradagin herer tað var at okur hava so nógvar ambasadørar runt um í heiminum fólk sum nógv nógv meiri enn okur ána sum eru úti í mangóðum arbeiði úti í kristiligum arbeiði runt um øllum heiminum ja eg broytti broytti hvussu mann brúkti menningar og neyðhjálpina tá eg satsum uttanfígis árið og hevði tað undir hendi eg broytti tað soleiðis at tað frá at fara í ein stóran kassa hjá hjá st alt tað heila onkran smærri kassa afturat hjá hjá reyða kross og bláakrossi at meginparturin skuldi útlesa føroyska ambasatøruranum sum arbeiddu næstan bara tey arbeiða næstan bara við børnum runtum í heiminum so so tað vil siga ja eg gjørdi nakað fyri tað og og tað var eitt fantastiskuligt
takk fyri so er tað ein viðmerking afturat frá hann sjáku thomsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður ok kunu øll vera samd um hvussu forferdiligar umstøðurnar eru hjá bæði børnum og vaksnumniðri í kongu í mininar men visti tú ikki var fyri elbilar so trúgvi eg neyvan at nakar inni her vistu av umstøðuni hjá børnunum í kongu viðvíkjandi kótbólt og tað er faktist ólógligt athava tað slagið av minumi o hóast ikki gongur serliga gott við at avikla tær men bilarframleiðslurar hava eisini framleiðran av eisini bundið seg til at steðga partvíst við at brúka tað kótbólt sum er útfunninð í slíkum miðnum og at sleppa av við kótbólt íí battaríum men annars so sum vita so eru battarí eisini í bæði telefonium og teldum og jenus at rana sigur at hann ætlar sær ikki at keypa in elbil tí kundi g hugsað mær at spurt hann hvussu nógvar fartelefoninar og farteldur hann hevur átti um tíðirnar takk fyri
takk fyri jensa rana ger so
sæja hatta ert tað sama orsaka tápuliga støðið sum løgmaður eisini brúkti ta hatta kannma mann kan ikki tosa upá handan mátan altso tað sum snýr seg um okur hava eitt uppskot her um elbilar sum brúka túsund vís meir enn ein ein fartelefon til dømis so sigur mann a man kandni eisini sagt jamen hasin har hasin har stórgagstarin kansn sleppa bíligari tí tað eru nakrir smáir g sum sleppa mann kann ikki tosa up á handan mátan okur hava eitt veldigt problem at arbeiða við her um mann kann ikki reinsa ta problemið við at siga jamen hvar vil far til telefonnum og hvat við teldum og so fyrihalda okum til tað sum gongur fyri seg við tí uppskotunum okur hava her í dag og veruleikin er tann at tað tað at okur kunna fara og keypa fáa pengar inntá í landskassan feri at keypa elbilar tað kostar børnum og ungum og fátækum fólkum í kongu
lívið men lat okkum senda fíggjanótina kanska kundi hann skjótaði thomsen og sloppið ein túr við takk fyri so er tað ein viðmerking øh keili í hálmi
ponesen ger su vælja altso eg haldi bæði andstøðu og samgongu og ábyrgdina av uppskotunum sum her vit hava gjørt akkurát tað sama spurningurin er sum eg havi sett alla tíðina ti tað kunnu vit gera nakað betur í esum her um ta ikki akkuránt nú um nakrar mánaðir tí at eg sigi eg kann got fara keypa mær bil fyri sjey hundrað túsund men hví skal eg hava hálvfjerðs túsund ella hvat er hví skal eg hava tað afturat tað er tað sum eg haldi vera óneyðugt og eg trúgvi ikki upp á elbilar eg trúgvi uppá vetni ja enn er ikki yvirbýstur eg vil so gjarna vera við á tí grøna men eg má fáa tað passalogiskt áðrenn eg skjeypi ein elbil vetnisbilur fantastiskt haldi eg men ikki ein elbil tað ger ikki tí at eg síggi útreiðslurnar skuldu skulu næstu tíggju ár
takk fyri soleiðis jenusat rana
ger so væl ja tað eru allir hesir spurningarnir og og og og líka líka huga at líka nevna einaferð afturat tað sum sum sum eg endaði við hvussu hvussu grønur eru teir táið tann streymurin sum verður brúktur kemur frá svartari tungolju hvussu grønur eru teir her eru so nógvir spurningar sum mugu takast upp og og eisini tann spurningurin sum hansjaku thomsennevndi hvussu hava hesin børnini tað er ta so at tey at at at hesir feløgini sum binda seg til at bøta um korini hjá teimum at tey uppfylla tey tað sum tey hava lovað tey lyftini eg ivist stórliga og tí vil eg siga at lat okum geva okum tað tíð sum skal til fyri at kanna hetta her serliga tann sosiala spurningin fyri at nevna eina fuat tann sosiala spurningin um hví ið onnur skulu bøta fyri at okur liva um marglæti
takk fyri so er næstu røðarði á listanm er erling eitesgaard ger so væl
harra formaður øh eg mátti taka orðið tí ati tað er hettaher snakki um hybrid og plogginnhybrid men fyrst og fremst vil eg siga tað at eg eri ølia glaður fyri at at meirilutin hevur tikið teir teir bilarnar bururúr og at at mann fukuserar upp á elbilar burturav tí eg síggi tað at at mann fær bilparkina yvir á el ella vetni sum ein fantastiskan fyrimun fyri føroyar serliga tí okur hava eina missión um at føroyar skulu vera hundrað prosent grønar í tvey túsund og tretivu og tað vil siga at í tvey túsund og tretivu vist tað eydnast og okur fáa allar bilarnar yvir á antin el ella ella vetni so koyri okur uttan at brúka fosil brennstoft føroyum ovur koyra simpulen upp á vind og og vatn í føroyum tað er fantastiskt oí hesi yvirgangsperiotini so koma okur sjálvandi at koyra upp á onkrar onkur blandingsproduktir tungolju eitt sindur og men tað haldi eg mann mann kann liva við soleiðis er tað ofta øtá tá að kemur til hybridbilar og til plokeinn hybridbilar altso hybridbilar tað er ein bilur sum hevur ein disilmotor og so hevur hann eitteitt stórt battarí sum kann upplakra orku tá ið bilurin bremsar til dømis tað vil siga at hann hann kann koyra eit sindur longur upp á liturin enn ein vanligur dysilbilur kann gera og tað í sær sjálvum er er søguliga argument nokk fyri at tann bilurin kann selja líkasum tað er hansara junigcellingpoint visti mann skal brúka eitt eitt enskt heiti øheg haldi ikki tann bilurin hevur brúk fyri stuðli og so eru hesin her efta millumtitingið millum elbil og høbridbil tað er hybridplogg inn hybrid tá hevur tú egentiliga báðar bilarnir bæi bæði elbil og hybridbil í sama bili og tað tað dugi eg setiki at síggja er erer skilagott tað vísir seg har er ein kanning gjørd í ne sum kovi gjørdi fyri við formansins loyvi sum vilja vilja hava líva til at siga
gagnnst orð æveiderektoradett kovið gjørdi eina kanning av har har teir høvdu trettan hundrað og sjey bilar av hesun her plogg inn hybrid við hesi kanningini og tað vísti seg at teir brúka munandi meira enn man rokna við at teir skuldu brúkt teir brúka yvir hundrað teir útleiga yvir hundrað gramm av cw pr per kilometur og tað er næstan líka nógv sum ein in vanligur golfør útleigir so tann bilurin er ikki grønur og visti tú tekur eini plog inn hybridbil og koyrir hann uttan at løðan og bara koyrir hann við síðunar av einum einum vanligum disielebili sum er akkurát líka so koyrir plog inn hybridbilurum munandi styttri enn tann vanligi disielebilurin tí at hann rsotungur sum ein elbilur jú eisini er sum sum nógvur hava nevnt og so er tað eta her við at battaríini eru forferdiligir tað kemur eldur í tey og tey eksploderað og hvørt á sín og tey eru so tung u tey knúsa vegirnar hetta er alt ein sovornur ræðu kampanja føroyingar burdu elskað at fingið bilar sum koyra upp á vindin hjá okum og sum koyr up á vatnið og eg haldi ikkivik skulda hoppa upp á hasa bylgjuna sum sum koyrir aðrastaðni og so havi eg eitt annað ting sum eg eisini líka vil tríva í tað er hether við at nú var jørgun niclasen inni á hasum her við at at mann vil mann vil innføra avgjald á hybrid og plokeinn hybrid og hann snakkar um avgjaldsøðina hjá samgonguni eg forstandi ikki ordlga aaltso tað er akar sum hava hava jøl blása á mjøl munnin í senn tí atokur taka jú avgjaldið og emvigei av elbilunum altso tað tað hongur ikki saman tað er tað er ikki avgjaldsøðiliga tað er hhar má mann akkaðsum bestemma seg hetta er eitt bevíst væl sum samgongan ger at mann at mann premierar einari altso at at mann premierar einum slagi av bili sum er cotvey neutralt á vegunum eg veit gott at framleiðslan av teimum er ikki men hon blívur betur men í løtuni er hon hon er seotvey neutral á vegunum og tað er tað sum okur premiera okur vilja flyta okkum tann vegin og tað er eitt greitt signal takk fyri takk fyri so er onkur viðmerking jenis a ranager
kanska líka men tað hevur einki hetta málið at gera siga við erhin geiskorð tá mann hevur loyvi til at tosa ennd haldar røður á donskum á løgtingi men pjókina biður loyvi men erhin geiskorð segði at hann heldur at mann kann liva við hesum hatta er handa orðingirnar mann kann liva við snupp snuppum og tí má eg eisini spyrja hann um at her javna altso tað eru ikki øll sum klára at liva við tí tey fátæku í kongu børnini í kongu tey hava ein heilt annað livið aldur enn okur millum annað tí at tey skulu framleiða hesi evnini til okkum so okkum liva í marglæti og vaska hendurnar sega javna okur koyra elbilar
takk fyri so er tað erling eiturskoyggja
gersu vælja takk fyri ja altso arbeiðsumstøðurnar í kongu eru sjálvandi ekstrent keðiligar tað vita okur tað havi kur hoyrt um og tað tað má mann bara grát um meni soleiðis er tað at okur hava okur hava ikki altíð ávirkan á tey tingini sum henda úti í heimi tað at okur brúka eisini nógv onnur ting sum eru gjørd í øðrum londum í eysturasia og og india sumsum okur brúka gleðiliga men okur kunu sjálvandi royna at ávirka arbeiðsumstøðurnar aðrastaðni ogtað haldi eg eisini at heimssamfelagið ger
takk fyri takk fyri so er ein viðmerking afturat frá stefani klein
polsen ger so væl ja harra formaður nú nevndi erling eidesgaard at elbilarnir eru cotvey neutralir tá teir koma á vegin men so hyggja eftir tey nýggjasta hagtølini á hægstovuni viðvíkjandi elframleiðsluni hjá sev so sigur tað í tvey túsnd og einogtjúgu at einogtrýss prosent av olju av orkuni kom frá olju tá haldi eg ikki mnn kann siga at teir eru co neutralir aftaná teir proteseraði tí teir koyra eisini p olju á vegnum og nú var erling eidsgaad ræðliga nógv inni á hesini her við hybrid og og elbilum og og tann munin men hvussu ferð heldur hann seg eitt nú til til prísloftið sum sum miðflokkurin skjýtur upp er eri teg ikki ein ein viktigur partur av hesum uppskotinum
takk fyri erling eiturskurð ger so væl
ja takk fyri htað eg nevndi hetta her eisini í ítí røðuni at teir eru ctvey neutralur vistu teir koyra ttá í føroyum taðtað er akut sum tað okur eru í eini transitiónsperioti tað haldi eg okur øll vita okur flyta okum og okur fara og okur hava som mál at vera hundrað prosent grøn við elveitingini í føroyum í tvey túsund og tretivu tað vil siga at tá ið tú ploggar ein bil í stikkontaktina í tvey túsund og tretivu tá eru tað grøna orka sum kemur úr vissu bilparkin tá er klár so koyri okur upp á grøna orku tað er tað sum eg meini við í periotini frá nú av og fram til tá tá vita okur at okur koyra upp á eina blanding av vindi og vatni og ogtungolju eisini tað vita okur av tá tað kemur til prísloftið so taki eg fult undir við at at mann átti at havt eitt prísloft tí at tað tað ræðu se um at fáa líkasum tann breiða massan yvir á elbilar og yvir á vetnisbilar tey sum tjena ríkisloft tey pjøvast ikki at hava hjálp frá landinum til tað so eg haldi absolutt mann skuldi havt eitt príslofttakkr
takk fyri so er tað ruth vang sum er orðið ger so væl
heg kanni altso líka visekal spola aftur eitt sindur altso tað var tann dagin tann fyrrapartin sum bárðura stei nielsen skrivaði væl út á døgurða tann fyrrapartin viðgjørdu vit hetta uppskotið í tinginum tá frá undansitandi fíggjarmálaráðharran una rasmussen og eg veit ikki hvat mann í táverandi samgongu hevur tosað um men eg hoyri nógvar áhugaverdar tankar ovsakligar spurningar til hetta uppskotið sum eg ikki visti um áðrenn og sum eg einki hoyrdi til undir fyrstu viðgerð tann dagin valig var útskrivað og tað harmar meg tí tá ið eg kom í stólin sum fíggjarmálaráðharri tá var eg í tí støðu sølan av elbilum steðgaði upp tí at tann lógin við frádráttum í í avgjøldum og emveg fór úr gildi og av tí at mann væntaði at hon kom aftur í gildi jamen so steðgar sølan púrasta upp so eg hevði ikki nógva annað væl enn at skunda mær at fáa hetta ígjøgnum tá eg nú hoyri serliga andstøðu nú sitandi andstøðulimir so ergra tað meg at táverandi landsstýri ikki hevur tikið sær tíð til at endurskoða lógina tí her eru nøkur ting og eg haldi at tað er heilt viðkomandi at hyggja eftir skuldi mann sett epprísloft tað havi eg slett ikki hugt uppá úti í ráðnum mest tí at eg hugsaði jamen hetta lógaruppskotið er í veruleikanum fyrireika so burtur tað frá ta ósemjuna sum vit øll hava kent alla tíðina at vit fóru at taka hebridbilarnar burturúr og ploginna eisini so helt eg jamen hetta koyra vit ígjøgnum og hetta eru nakað vit øll eru samd um og tí er tað forbankaharmiligt at vit sita her nú við øllum hesum spurningunum sakligum spurningum tí eg eg haldi eg tað hevð verið øgiliga keðiligt at altso at koyrt hetta her aftur út í ráðið og brúktu mánarnar afturat tí tí at bilasølurnar eru í einari óhepnari støðu júst nú

men eg eri avgjørt sinnað at fara og hyggja upp á at seta eitt prísloft tað kann vera eitt sindur torført at seta eitt prísloft á tí vit skuldu eisini t hugsa um at føroysku familjurnar eru nokk so stórar fólk hava nógv børn í føroyum tíbetur tað ger at føroysku familjurnar hava tørv á góðum lugtfasliga stórum bilum sum gjarna blíva eit lítið sindur dýrari so tað ræður um at seta eit prísloft tað rætta staðið hesir her lítlu bilarnir sum kunnu verða útmerkaðir hjá støkum persónum og og og lítlum familjum eru ikki nevendivíst tar røttu til eina familju við við trimum og fýra børnum men eg fari at hyggja upp á tann møguleikan at seta eitt prísloft

við til søguna um hendan her avgjaldslættan hoyrir at framsókn saman við undanfarni samgongu legði fram eitt uppskot um veðurlagspolitikk og høvuðsendamálið í veðurlagspolitikkunum ella eitt av teimum stóru endamálunum er hendan her elektrifiseringin tað grøna orkuskiftið og egvit framsókn løgdu tað uppskotið fram saman við millum annað miðflokkinum og tí kemur tað eisini eitt sindur óvart á meg teiri tað fyrivarni sum jenis arana hevur í dag sum eg einki hoyrdi um tað eg eri púra samd við jenis at viðurskiftini hjá børnum í miðnum í kongu og aðrastaðni a tað tað er ikki rætt og eg havi tað næsta soleiðis at tað var kanska tað at vit fóru at koyra í elbilum sum opnaðu okkara eygu fyri hesum viðurskiftunum tí at tað vóru ikki elbilarnir sum vóru orsøk til tær minirnar tær minirnar vóru har frammanundan upp á tann mátan trúgvi eg at elbilar komu at hjálpa børnum í afrika og kanska er tað eisini onnur aðrar framleiðslur har sum børn og onnur arbeiða undir eftir okkara meti ótolandi viðurskiftum sum vit eisini burdu havt áhuga fyri men sum vit einki kenna um tí tað ikki hava verið nóg sterka kreftir í vesturheiminum sum hava havt áhuga at varpa ljósið á tað tí at mann sannlíkt hevur øgiliga stórar inntøkur av tí men av tí at tað eru nakrar interressur í vesturheiminum sum hava einnakrar mótsrýandi interessur ímóti elbilum er tað bliv við varpa ljós á tað og tað skulu vit vera glað fyri og tað skulu vit ikkiup á nakran máta lata okkara eygur afturfyri

eg havi ikki segiliga nógv at leggja afturat men eg fari eg fari at taka áheitanirnar frá tinginum til eftirtektar um at hyggja upp á at gera eitt loft soleiðis at tað ikki verða luksus bilar sum fáa avgjaldslættað óneyðuga tí hetta endamálið við hesari lógini var at tað skuldi bera til hjá vanligum fólki at ogna sær ein elbil
takk fyri takk fyri so er tað onkur viðmerking tann fyrsti er frá keili í hálmjørði
johannesen ger sovæl ja altso meini eg hjá mær eg slett ikki at peika eftir nøkrum hvørki samgongu ella andstøðu hvat mann hevur gjørt men at inntøkur koma at mangla vissi mann fer at geva teimum sum hava ráð frítøku fyri alt hetta her tí at vit hava brúk fyri ræðuliga nógvum pengum tey tíggjuárinum elektrifiserað føroyar og fyri at fáa ráð til til dømis hesar kparnir skulu leggjast ikki bara í havniniumæn runt føroyar ta er sjey milliardir bara í høvuðsligarøkinum at so mugu vit fáa inntøkur eisini so illa so og tað er tað sum mín vinkul er kundi mann gjørt eitt illn akkurát um tt vit snakkað um skattalættari sovorðnara hví skuli tað snakkar mann altíð um hvussu rætt tey ríkast e hva skattalætta hví skal eg keypa also hví skal eg hava nakað eyka frá landskassanum fyri at keypi mein bil fyri sjey hundrað túsundella fimm hundrað túsund g seksjan tað haldi ekk skeivt
takk fyri
tvongger so væl takk fyri eg kann bara siga eg eri púra samt við charlihol johannesen og og eg fari at hyggja nærri upp á hatta við at seta prísloft á tí sum sagt endamálið var at hjálpa teimum sum annars ikki høvdu ráð at ognasær ein elbil at tey eisini skuldu hava ein møguleika og tíbetur síggja vit í dag at tað eru elbilar til sølu í eini prísklassa sum teiy allarflestu kunnu vera við í og samtíðis so síggja vit eisini nakrar øgiliga flottar stórar tað sum vit vanliga kalla fyri meirglætist bilar og og har er púra samd eg haldi eg síggi ikki nakað endamál í at vit skulu at landskassin skal gjalda fyri tað meirglæt
takk fyri takk fyri so er ein viðmerking afturat frá honum jensen
ger sovæltakk fyri harra formaður ja undir fyrstu viðgerð so tók eg fram nøkur viðurskifti sum eg haldi at elbilafelagið skrivar øgiliga greitt um og tað er hetta her við at tá ið vit nú eggja fólki til at keypa elbil so eg so mám mann eisini hava fokus á nógvar snávingarsteinar fyri kommunu og vinnu og borgarar og tey nevna millum annað hetta at at tað mugu vera løgistøðir til tey sum ikki kunnu hava heimaloyðsøð vegna tað tey búgva í íbúð tað er nakað við ubrunatrygd og at læra fólk upp sum i til verkstað og sýning og annað og tey nevna tað at hann má stuðul og krøv til soleis at borgararnir sum faktiskt handla upp á at mann vil akselerera keypa av elbilum at tey ikki alla tíðina hava teir trupulleikarnar framhaldandi eg hugsi tað er kanska tað eitt av tað mest áhugaverda sum er komi fram øeisini í viðgerðini takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað rutt vang
gevst væl takk fyri ja og og heilt víst altso vit hava jú vitað alla tíðina at hetta her grøna orkuskiftið kemur at krevja nógvar umleggingar nógvastaðni í samfelagnum og vit tosa ofta um hesa demografiska ella broytingina í fólkasamansetingini sum fer at at hava við sær øktar útreiðslur men men tað grøna orkuskiftið fer eisini at hava við sær útreiðslur og tað er ein onnur orsøk til at vit eisini skulu leggja dent á ein haldføran fíggjarpolitikk og tí haldi eg eisini at tað er viðkomandi tað sum er komið fram undir viðgerðini her altso hvíð nógv skulu vit lata í stuðli til serliga dýrar elbilar
takk fyri takk fyri so er tað ein viðmerking frá jensiarana ger
stað var hetta har a ruttvang tosaði um u miðflokkurinum og og framsókn høvdu verið við í leggja veðurlagspolitikkin fram ogsovíðari altso tað er soleiðis í miðflokkinum at tað er bæði rætt ið mett at vera rætt og loyst at gerast klókari tað fer tað framhaldandi eisini at vera tað krevur onkuntíð at mamma broyta meining og tað gera okur við gleði ø so er tað hetta her hví ið hví ið mann skal skunda sær so nógv tað og eg haldi at erling eidsgaard hevði eitt øgiliga gott argument hann sigur men okur er ikki klárur til bilparkina fyrr enn í tvey túsund og tretivu tí støðan er í dag so koyra bilarnir á vegnum teir so kallaðu grønu elbilarnir og eru í hvussu so er hálvtrýss prosent svartur so tað er eingin grund til at skunda sær
takk fyri so er tað ruth vang ger so væl

eg haldi at at ja eg veit ikki hvussu mann skal siga altso eg haldi ikki tað hevði verið serliga heppið tað má eg siga eg skilji væl sjónarmiðið hjá jenis og eri púra samd eg haldi ikki vit sum politikarar skulu vera bangnir fyri at skifta meining tá ið vit blíva klókari og tað tað hevði verið syndarligt viðsvit øll hildu tað sama sum tá ið vit vóru tíggju ára gomul altso tað tað er nú einaferð soleiðis í lívið at vit blíva klókari og tað hættin av fyri tí men meni vit eru í einari støðu nú ehetta er partur av veðurlagspolitikkinum hetta skal til og eg havi tað sindur soleis ja men tað er væl eisini tí vit stuðla teimum sum velja elbil tí at tað framhaldandi er t eitt sindur trupult val altso tað nemma valið er at keypa sær ein bensinbil tú hevur ongantíð trupulleikar tú pjhøvist t iki hugrt u at at løða og tað er væl tíð við frá byrjanin av bæði tí t tað var dýrari men eisini tí at tað er eitt eitt sindur trupult val tað er nógv minni trupult í dag enn tað var í tvey túsund og seytjan men visti mann bara hugsar praktiskt og serliga visti tú hevur langt at koyra so ímyndi eg mær at tað lættara valið framhaldandi er at velja ein oljureknan bil takk fyri takk fyri so er næsti røðari steffan klein poulsen ger so væl
formaður nú hava vit ferð eftir ferð hoyrt at næsta ár verður tað bæði tá vit hava viðgjørt fíggjarlógarupskotið og eisini nú at næsta ár verður tað og harra formaður vist e ikki fara heilt skeivur so haldi ha viðbeðir við liverapólm og og og hjá okkum var tað næsta ár verður tað næsta ár verður tað og og tað tað var í ikki minni enn í tretivu ár av vit ropdu næsta ár verður tað fyri mítt viðkomandi fýraogtjúgu tí at eg var iki føddur tá ið lúgurpoll vannpemer ligvið nítjan hundraðog hálvfems men sleiðis soleiðis trúði ma p pá tað og setti seg upp næsta ár verðu tað næsta ár verður tað og eg hopi ikki eg hopi ki at at at tað verður upp á sama máta hjá hesari samgonguni at mann sigur næsta ár veru tað men so verður tað kanskais fyrenn um um tretivu ár at tær ambittijónar koma ígjøgnum rut vang sigur at prísloftið er viðkomandi og men mín spurningur er kunnu vit kunnu vit vænta at tað kemur hvussu verður tilgongdin frá nú av verður tað frá frá fyrsta januar komandi ár ella ella hvat hvat hugsar mann hvat hugsar mann við hesum prísloftinum tí at partar av løgtinginum siga at eisini í samgonguni at sjálvandi skal tað prísloftir koma og tí haldtað er øgiliga viðkomandi fyri okkum at hoyra nær rutt vang ætlar at seta efta í verk og so er rutt vang eisini hørm um at hesin sakligi kritikkurin kemur so seint at hann kemur nústani og eg haldi at avbjóðingin altso ella svarið upp á tað at sakligur kritikkurin kemur so seint er at málið hevur verið sog ótrúliga illa lýst tí hevur tað verið heilar tvær ferðirnar og tað er ein feilur av allari politisku skipanini tað at vit ikki koyra mál til hoyring ger at tað er so nógv arspektir sum ikki verða lýst í málinum tí ati altso vit vit hava longt skipanina tvraso hetta varð teimum ígjøgnum vito havi longt tað tvær ferðirnar uttan at viðkomandi partar kunnu fara inn og gerast skrivligar og væl grundaðar og hugsa seg um ja hvat hvat vendi nú uppi niður í hesum her vit siga barat vit leingja og leingja uttan at viðgera tað tað einasta vit hava viðgjørt tað er fíggjarnevndini ja vit hava roynt at lýst málið so væl sum vit kunna men tað verður ikki líka væl lýst og tað tað er orsøkin til at sakligu kritikkurin nústanin kemur hog rud vang glovar so at hon skal hyggja upp á tað men ttað fyri mær hongur tað í leysum lufti tá hon sigur hon fer at hyggja upp á tað eg eg skilji ikki hví vit ikki kunnu bíða nú um tað er ein ella tvær vikur sum skal til at finna hetta rætta so innviklar tað ikki tað ikki so innviklað at finna hetta rætta prísloftið altso hvussu vit gera tað reint tekniskt er øgiliga lætt tað er ba at finna markið og tað markið eiga vit at kunna finna innan fyri eina ella tvær vikur øtí at fara vit at altso sosamgongan koyrir tað gjøgnum við hesum loysnum sum sum sum eg skilji tað at mann signalerar um at prísloftið fer at koma men tað kemur ikki nú ja men so verður tvey túsund og trýogtjúgu eitt rættiliga dýrt ár á á hesari kontoðini takk fyri harra formaður
takk fyri so er onkur viðmerking henrik gold fyrst ger so væl
hafraformaður nú citeim foren teimum pusar ar hann er totalur livurpoltilhangari og tað skal s hvilgin tað hava loyvi til tað var eg eisini tá ið okur í íí síðstu trýssunum hugdi at í norðsjónum hugdi at eingiskun fótbólt i fítt svart sjónvarp eg helt tað vara fantastiskt og og tað kanska partviskt koma av at bitlarnir vóru í velmarkni tá eisini tí bleiv mann livurpolitilhangari men í seinastuni er vur indressa hjá mær minka munandi og tað er dystin slettskiig eftir hvussu følir steðfann pólkeeg tá ið hann situr uppaftur á og hyggur at einum fótbóltsskamping hvar hann veit at fleiri av teimum sum renna aftur og frá mær fáa eina millión um dagin um dagin meðan ein hav av børnum einki fáa hyggur hann í góðvaripzæ við tíarætir sum fótbólsskapirnar ellat hann gjrt sum eg hevir halda bara lukkað av

harra formaður eg haldi tað er tað er kanska fyrst og fremst tey tey ringu úrslitini sum sum hava gjørt tað øgiliga lítið hugaligt at hyggja men men vunn við tí betra á lítlabeiggja sum sum beini johannesen heldur við so so hýrir nokk ikki góður hjá formannum í fólkaflokkinum men ja altso hvat eg hugsi tá eg síggja sær menninar og tjena milliónir og summir milliardir ne eg haldi tað er tað er farið totalt av tí eg farið av sporðinum og og rík menn úr úr úr øllum heiminum úr sa og og árabsku londunum og as koma inn og og keyp hesi liðini atso sum eitt annað smábarn keyp sær leiktoy so keypa teir stórar fótbóltsklubbar fyri fyri fyri sínar lummapengar og og og fara at spæla og tað er tað tað er rættiliga lítið dámligt og tað tað skal gera hennikold rætt í at tað ger tað ikki meira hugaligt at hyggja at fótbólti sjálvt um fótbólturin ið premur ligg er í
heimsklassa ja takk fyri eg skal bara minna á at vit hava elbilar til viðgerðar illa eina lóg um um bilar til viðgerðar ikki ikki fótbólt so næsti á listanum er jenus av rænast
nager so væeg haldi at okur kunna kóka trupulleikar niður í hetrher at okur mangla hoyringar tað er sensurin í øllum okur mangla upplýsingar og tí er tað skeivt at koyra hatta málið ígjøgnum og tí fara enn einaferð at heita á fólk um at lat okum geva okum tað tí sum skal til sum er erlinga eidskaad sigur tað tað er ikki aktuelt fyri ennítretivu tá ið okur eru grønar føroyar meni kanska líka spyrja steffan klein polsen heldur umum um hann kann leggja uppskot fram í fíggjarnevndini fara ein ein kanningartúr til minirnar í kongu
takk fyri stefan klein pouls
usen ger so væl eg hevði hildi tað hevr verið øgiliga áhgvert at fara til kongu eg havi eg havi sæð nakrar av hesum dokumentarunum sum sum sum nettupp lýsa kótbótsmiðirnar kongu og eg haldi ta er øgiliga ymiskt hvussu ta er skipað mann sær nakrar sum vara gravaðar hundrað metrar niður undir jørðina við hond og menn klíva og og krúpa og uttan nakrar ilt útgerð og annað og tað er og aðrastaðni sær mann hundrað og túsund tals børn og ung sita og og arbeiða hesi ráevni upp í hond so tað hevði sanniliga verið ein ein verd ferð at fara hjá einara nevnd at kanna eisini hjá fíggjarnevndini men tað sum hetta botnar í tað er tað at vit hava manglað vitan tá vit farin in í hetta málið miðflokkurin vi vit til fyrstu viðgerð so tóku vit tann sosiala vinkulin við og hómast at tað venda ikki s sosialt rætt og so kemur netupp elbilafelagið við einum hugskoti um hvussu vit kunnu møta tí oge hevði mann koyrt tað til hoyring áðrenn so trúgvi eg at nógv av hesum hugskotinum og og og og hetta uppskotið hevði sæð rættiliga øðrvísi út vistu anhevði gjørt tað forbyrjan av
takk fyri so í næstu røðar á listanum hjørgen niclasen geri so væl
harra formaður øh tað hevur vurið ferð aftan ferð verðið víst á veðurlagspolitikkin og har stendur at elbilafrítøkan skal leingjast og tað má eg siga tað dámdi mær einki men tað var ein stór meiriluti og tískil bleiv so tað standandi men tað stendur ikki eitt orð um at hybrid og plogg inn hybridbilar skulu undir avgjaldssøðina hjá vinstravevndum flokkunum millum hálvtrýss hundrað og hálvtrýss túsund eyka á teir bilarnar tað stendur ongastaðni og tá ið mann hevur gjørt semju altso javnaðarflokkurin er frítikin tí tí hann tók slekki undir veðurlagspolitikkinum tjóðveldið er eisini frítikið men tað er framsókn ikki tí tey vóru við har stendur tíðilligreitt hvørji átøk skuldu gerast og hybrid og plogg inn í brid var ikki eitt av teimum so tað heve so ikki rætt men men tá eg komi til tá tað nú er fíggjarmálaráðfrøðan sum hevur lagt heta her málið fram altso hundrað milliónir missa vit í ár í skrásetingargjaldi og eftir øllum at døma fer tað talið at vaksa vissi ið ið forkvinnan í tjóðveldi farið sín vilja so verður tað kanska trý hundrað milliónir um um tvey ár tí at í fimmogtjúgu sigur hon at bensin og disil skuldu bannast ha men men eg skilti á ruttvang at tað ætlaði hon ikki at gera tá so og tað er bara skrásetingargjaldi so missa vit so geva vit studning til elbilar við emvegenum so geva vit tað viðvegskatti halso her her enormtungu elbilarnir sum slíta nógv meira upp á vegirnar teir fáa eisini ein stóran avsláttur har altso tað er ikki rímiligt og serliga tá vit síggja at teir allar tyngstu bilarnir tað er hesær her marglatisbilarnir sum bara tey allarbest ella vælbjargaðu hava ráð til tey skulu hava studning meðan tann sum hevur ikki hevur ráð til annað enn ein lítlan bensinbil hann fær tað ikki eitt annað sum er í hesun her nú sigur mann at vissu í hertað nú verið í samtykt at nú gevur mann bilasólinum hálvt ár til hetta kemur í gildi eg havi hvussusu fingið upplýst at tað er bæði átta tíggju tólv mánaðir liveringstíð tavlsiga eru kanska bilar bæði kontraktaðir og enntá bílagdur har mann so við avgjaldinum brýtur beint inn í tað tað er so ein óheppin støða afturat men veðurlagspolitikkurin ógvuliga treyðugt so var eg við men tað var bara elbilar hetta sum nú liggur á borðinum er ikki í tráður veðurlagspolitikkin og tí taki eg ikki undir við tí
takk fyri her er onkur viðmerking elsbøtt mercedeskúli
ja takk fyri harra formaður eg legði merki til hetta her sum røðarin nevndi hetta avgjaldsøgi eg minnist at tá ið sama samgonga sat fyri í samgongu tá tá var tað øgiliga nógv upp at venda øll hesi avgjøldini kann røðarin nevna meir ítøkiligt hvat hann snakkar um um hesið sær avgjaldsøgini eru fleiri av eg ella fysu takk
takk fyri ger so væl jørguni
nilsentað vænti eg soleiðis eru hesir flokkarnir samansettir men men pá ísa stuttu tíðina afso nú nú nú haldi eg rutvang nevndi at at vinnan kann ikki bíða eftir hesum uppskotinum men men tey sum hava brúk fyri hjálparpakka í sambandi við inflatión tey kunnu gott bíða tey sum hava brúk fyri einam skattalætta fyri at klára dagin o vegin tey kunnu gott bíða tí at ruttvang landstýriskvinnan sigur at at bilasølurnar mugu ikki og sum tað sær út nú suðeru bilarsølurnar nokk so góðar til at taka part av hesum her studninginum til sín sjálvs h higartil í ár ja tað er plogginn og hybridbilar millum hálvtrýss hundrað og hávtrýss túsund krónur eyka gjalda teir leigubilar skulu betala dupultsgjald í tunlunum altso hehere longu gong komin á og og kommunurnar tær fáa nú heimild at økja gjaldið hjá brúkaranum á eldraøkinum so so tey eru ólukksáliga skjót tá
kemur til at krevja og leggja gjøld á men at hjálpa hjá teimum sum líða talil takk fyri so er tað hervør polsdóttur lí hisvæln
takk fyri harra formaður eg fari at mæla jørguni niclasen til at lesa veðurlagspolitikkin eisini tað sum hann sjálvur hevu verið við til at samtykt so kanska sær hanna tað sum hann sigur á tingsrøðararpalli í dag kanska ikki er g má að eg nokk ikki lov til at leggja tingfólk undir nakað men ikki heilt í tráð við sannleikan so veðurlagspolitikkin tann sum jørgun niclasen sjálvur verður við til at samtykt so sær hann at sjónfyrisøgn tað sum millum annað eg sjálv spoddi tá eg ikki athvøddi fyri veðurlagspolitikkinum rat andstøðan nú leypir frá tí sum ja tey hava samtykt fyri einum ári síðani
takk fyri jørgen niclasen ger so væl
hebrid og plogg inn hebridbilar sum eitt átak er ikki tað stendur ikki í veðurlagspolitikkinum meniviíer løgtinginum burdi mann hugt nærri eftir elbilim altso hava vit ta vitanina hvat vil iki allir føroyingar fara at keypa ein elbil eru leiðingarnar inn í húsinum gjørdar til tað kele johon johannesen nevndi at tað skuldu sjey milliardir brúkast bara í høvuðsstaðarøkinum um øll fáa sær á nb altso her eru nógvir ósvaraðir spurningar men bilarsølurnar kunnu ikki bíða sigur landsstýriskvinnan og og eg má bara siga at hesin dagurin ber á ta svørtu kósina ikki á ta grønu kósina og at hetta her fer at fíggjarliga flyta fólk frá ploganybrid og hebribilin yvir á vanligar bensin og disilbilar og er tað tað mann ætlar ja men so so hetta er jú ein samgonga sum bæði stuðlar kolagrevstri og ætlar at hava oljuborðingar so so tað er sikkurt tag
ta takk fyri so er tað jenus av rana a
hevur tú svøvæl?nei eg hugsa við um at her mann sær onga onga grøna kós í í í tí politikki sum samgongan hevur altso fíggjarligt haldføri okur hoyra tað júka uppi saman aftur uppi saman aftur uppi saman aftur hvussu týdningarmikið tað er og tað er týdningarmikið men sama kvinna fíggjarmálaráðharrin hon hon eingin trupulleiki hesum fyri at oyðileggja tað fíggjarliga haldførið við at fara niður í landskastan og geva pengar til tey sum saktans hava ráð til at keypa sær ein elbil saman í gjár tá ið hvør viðgjørdi fíggjarlógina fimmogtjúgu milliónir eingin trupulleiki at taka tað frá føroyingum og senda niður til landskar sum ikki hava biðið um at fáa tað so hendi eg her eingin grønur tráður fyri ikki at seg reyður í nøkuliga tíð sum at samgonga ger tí lítla sum ger

niclasen ger so væl jú ta altso hetta her eri ú sama samgonga sum sat frá fimtan til nítjan og tá minnist eg eisini at tey snakkaðu grønt men tað er svartasta valskeið í føroya søgu har kom ikki ein vindmylla tað kom ikki ein gong ein la men har komu kinka tungolju motorarinni á sundi tað var tað einasta sum hendi í fýra ár hjá teirri ætlanarsamgonguni og lat okkum fylgja við hvussu grønar føroyar fara at blíva nú men taðr somu flokkar sum sita so eg havi ikki tær serliga stórar
vónirnar takk fyri so er tað næstu røður á listanum er arardi joensen ger so væl
takk fyri harra formaður ja hevði eg faktiskt ikki ætlað at vera at taka orðið í dag men so hugsaði eg allíkavæl at eftirsumn tað bleiv eitt drúkt kjak umeftar at koma við onkrum øtað er hetta her við við stuðli at stuðla at stuðla eini umlegging hvar mann fer inn og og velur at frá landsins síðu at fara inn og prøva at ávirka atferðina hjá fólki við stuðli og her koma okur avso at stuðla eini umlegging yvir til elbilar tað sum eg haldi er er týdningarmikið at hava við í kjakinum tá ið okur beginna tosa um ta samlaði grønu grønu umleggingina í landinum tað er at mann kann gera tað skjótt og visti mann ger tað skjótt so kemur mann heilt sikkurt at gera feilur og nokk so stórar feilir og hví ger mann tað jú tað er tí at í eini transformatiónstíð broytist teknologiurin øgiliga skjótt tað kann gott vera tað at okur halda tað at el bilar og at tann grøna umleggingin á vegunum til elbilar er tann rætta beint nú men viðhvørt loysir tað seg at skunda sær spakuliga tí samstundis sum okur sita her og oysa pengar út úr landskassanum til stuðul til elbilar so fyrigongur ein veldig broyting í til dømis granskingini og menningini av vetnisbilum og tað er eingin ivi um at líka so populerir elbilar eru í dag líka so populerir kunnu vetnisbilarnir vera um bara seks sjey átta ár og hví er tað jú tað er tí at vetni tað er ein inergikelda sum tú framleiðir burtur úr varandi orku tú framleiðir ikki hydrogen burtur úr olju tí tú hevur for lítlan virknisgrad tavil siga tá blívur vetnið for dýrt tí tú skalt brúka relativt nógva olju til at framleiða vetnið so tá tú skalt framleiða hydrogen so skalt tú brúka grøna orku tí tá hevur tú ein eein ein virknisgrad sum veruliga ger tað at hydrogeni blívur bíligt og hvat er tann næsti stóri fyrimunurin við vetninum tað er tað at tú kansn goyma vetnið tað er ein inergikelda tú kanst framleiða vetnið tú kanst goyma tað og so kanst tú hava tað á tansktatiónin akkurát sum tú hevur í dag eg havi sagt tað fyrr her uppi frá og eg fari at siga tað eina ferð afturat tá ið tað og tá ið okur tosa um hesa grønu umleggingina okur skulu brúka pengarnar ekstremvarisliga tí okur kunnu bara brúka tæir einaferð og hendan umleggingin verður so kolosalt dýr hjá hokum hvussu leingi skulu okur veita stuðul til tilumleggingina av bilum skulu kur veita stuðul til til løðisstøðir skulu okur veita hvussu leingi skulu okur veita stuðul til bjálving hvussu leingi skulu our veita stuðul til at atumleggja til varma til jørð t til jørðvarma skal vinnan hava stuðul skal vinnan hava stuðul til at umleggja alla síðna lastbilafalk sína treylarapark skulu okur geva stuðul til sjálvt til sjálvt ravmagni hvussu leingi skulu okur geva stuðul til tað tað er hundrað spurningar um hvussu leingi skulu okur geva stuðul til at fáa hesa her umleggingina til at fungera og at framskundana samstundis sum okur vita tað at tað fyriganga masivar aðrar verkætlanir úti í heimi í dag sum síggja elektrifiseringina upp á ein annan máta nemliga tá ið okur tosa um umokra transporttektur bæði á sjógv og á landi hvar hydrogen blívur sansýnivíst lykilin so fór gudlskild lat okkum skunda okkum spakuliga so at okur ikki geras skaðan størri enn neyðugttakk fyri harrar
fornmaður takk fyri so er tað onkur viðmerking erling eidesgaard
ger so væl ja takk fyri er har joensen sigur at o sleðs skuldi okkur spakuliga tí hann ivast í um elbilar verður verður vera tað sum okkur fara at brúka og tað er sig nakað um tað at mann skal skunda sær spakuliga men vist mann hyggur eftir hvat hendir úti í heimi so er tað foresempulfólksvagen grubban sum framleiðir øgiliga øgiliga nógvr bilar hevur meldað út at frá tvey túsund og trýogtretivu fara tær bara at gera elbilar og heimsins størsti bilaframleiðari eftir børtu virði tesla ger sum kunnu bara elbilar so að tað seg út til hatta ferð tann vegin men tað er einki sum sigur at t ikki fær onkran annan vegi seinni sum sum tað altíð ger og tað haldi eg at hvat hvat heldur er haum tað takk fyri
takk fyri erhard
posen gersuvæløh takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina erling eidsgaard toryoda hevur sent brynt veruliga á skrá chynday hevur senbrnt veruliga á skrá bmv mersedes og honda hava sett tað í sína menningarætlan og okur vita hvussu skjótt tað gongur við menningarætlanum tí hydrogen er ikki at uppfinna tann djúpa tallerkin tað snýr seg bara um at fáa innfrastrukturin at fungera og tað at tú framleiðir hydrogeni burtur úr varandi orku tí hevur hydrogen ikki verið interssant fyrr enn nú tí tað fyrst nú okur kunna hava tað varandi grønu orkuna til at framleiða hydrogen við hydrogemotorar er langt síðan altso útreklaðir og hondan sigur tað at í tvey túsund og í fimmogtjúgu altso um um tvey ár tá er ein hydrogenbilur á sama kostnaðarstøði sum ein hybridbilur er í dag so alt alaltso alt innfrakervi er har og tað er klárt at fara at ramleiða og vita eftir tað verður tann mátin mann fer at framleiða
bæði á sjógvi og landi til transportsektorum tað verður britt tí skulu okur skunda okkum spakuliga við hesum her og eg haldi at tað er ein stórur feilur at okur fara eisini for nógvar pengar út og kanska serliga til marglætis takk fyri ein ein viðmerkingartur er eftir tað er annika olsen ger so
ja takk fyri ja erhard joensen og eg høvdu ein ótrúliga góðan fund við hinar norðurlendsku vinnunevndirnar nettupp um hvørjar møguleikar eru innan fyri at fáa eina grøna bilpark og og eisini avbjóðingarnar sum eru á økinum og har varð nemnliga stórt fokus sett á møguleikarnar við hytrogen og tað kundi kanska verið nú tá i vit tosa um at fara á rannsóknarferð og annað men at at tykjið eitt álvarsligt prát við ísland sum er øgiliga framanliga tá ð tað kemur til hetta økið at kanna eftir hvat hvat mann kann gera soleiðis at okur brúka tað kanska teir møguleikarnir sum liggja í hytrogenunum eisini
ja takk fyri so er tað er har joensen ger so væl
takk fyri hara formaður takk fyri viðmerkingina íslendarar brúka til dømis allir býarbussarnir í reykjavík tað koyrir upp á hydrogenn htað sumíslendarar vísti á nemliga í tí samrøðuni sum okur sum eg og anniko olsen høvdi við við vinnunevndirnar í norðurlondum tað var et tað her at biðja mann mann tá ið tú fer inn á hydrogen so mátttú standarlisera hydrogene soleiðis at í danmark har framleiði mann hydrogen tað skal vera sama hydrogensundaðogframleiðir í føroyum og tað sama sum framlaðir í íslandi og tað í seg sjálvum er ikki nakar trupulleiki tað er væl møguligt men tað sum tað sum g eru bangin fyri tað er at okur her inni í húsinum hava í den-grat undirvordera hvat kemur hendan umleggingin sum úsú sita okkur og tosa her inni um at alt skal vera elektrifiserað og umlagt tvey túsund og tretivu okur hava einki tal á borðinum hvat kemur hetta at kosta húsarhaldin landið kommunu
vinnu og so víðari okur siga bara ókeyliga bara grøn men okur hava ikki peiling av hvat hetta fer at kosta tí okur vita tað kostar nógvar milliardir og okur hava ongantíð eina senda rokningin enn uttan bara her í landskapsanum sum fyribils verður svartur ber og tað eri eg bangin fyri at tað kemur at enda galið takk fyri so er tað næsti røðara listan er kai liðuholm johannesen ger so væl
ja eg tók erðar joensen borðið og
harra formaður tað bleiv spurt í áðni um hví man ikki gjørtn gjørdi sína meining galdandi tá ið vit sótu í samgongu nú havi eg sjálvur sitið sum landsmánn í heilsumálin og eg vi eg fari altíð óla inni har og eg havi konfenserað men bara um heilsumál í seinastu tíðarni fullstendiga men nú eri eg líkasum leysgivin som nú fari at gera nakrar meiningar um henda málið eisini sum eru elmálið hetta er so mikið stórt og so mikið umfatandi at hetta má diskuterast øgiliga væl ígjøgnum og h eingi peikifrøðingur eftir nøkrum tí at bæði samgongu andstøða hava vagt het málið fram men hetta er altso ein stór hending tí at vit øll vilja tað grønu leiðina vit vilja ta grønu kósina og tað er rætt at gera tað tøkniligi framburðurin er kolosalur eg veit ikki hví e helli yvir til vetni til tann næsta bilin men men tað fær mann so at síggja men tað gongur óalmindiliga skjótt tað sum eg mann kann ávar eitt sindur ímóti tað er ikki negativt meint upp á nakran tað er at mann ikki betraktar hetta sum eina nýggja religión at vissi eg ikki eri samdur í øllum sum verður sagt so skal eg líkasum niðurgerast o útspillast lat okkum lurta eftir hvørjum øðrum her eru so nógvir vinklar og tað at eg sigi sjey milliardir bara upp á at leggja í her í havnini runt um tað er tí at eg havi tosað við fólk sum hava skilfyri tí sum veruliga sita við fingrum á pulsinum tað kostar sjey milliardir at leggja káplar cergryd kalla mann ta eittannað tær tjúkku káplarnar vissu vit øll skulu hava elbil og tað er eisini ein rokning sjey milliardir spurninguri hvar non verður løgd tað veit mann ikki men vit mugu hava inntøkur í okkara landskassa eg eg dugi ikki ordi at skilja hetta her fólkaflokkurin brúkar tað altíð hetta her við avgjaldsøði hevti jú akkurát øvugt har ver eingi avgjøld aso fólkaflokkurin mátti vera ósáliga gorsakað harrar formaður fólkaflokkurin mátti vera øgiliga glaður hetta er har heta er eingi avgjøld vit sleppa at simpiltan at geva fólki gratiskt bilar e il siga at keypati lceradús sum skalt eg hava ein kekk ella í kekk úr landskassanm eg haldi ikki tað sømis og tað haldi eg havi gjørt vart við alla tíðina sjálvandi komi at taka undir við eg eri eg eri samd við hervur polstóttir í nógvum í tí sum hon sigur mann má gera okkurt mann skal gera tað nokk so harðliga fyri at fáa gongd á hetta her og tað haldi eg eisini er rætt og og eg koyrdi bensin tað ringdi til mín fyri ein ja tvey trýar síðan tað ringd til allar løgtingslimina og eg hoyrdi í telefonini hvussu hann suffaði hann spurdi hvat bilkoyrid í eg segði bensin psegð han og hvat hvussu fórti húsini hitaði heima oljufýring og puffaði øgiligt altso mann føldi seg ordiliga illa og svartan og hvat veit eg altso feg skal mann fara at borða trý hundrað melli niður nú beinanvegin a so eg trúgvi at tað er vyktit at vit lurta eftir sjónarmiðuni hjá hvørjum øðrum soleiðis at vit fáa hetta skifti í gongd tí at vit klára tað ikki við at bara koyra millum andstøðu og samgongu vit mugu gera tað sama vit mugu gera hetta her sum eina breiða tjóðskaparsemju tí at rokningarnar frammanfyri eru stórar men eg trúgvi eisini at sparingin effektiviseringin tey næstu tjúgu árini er eisini stór tí trúgvi at tað er viktigt at vit taka allar vinklar við og vit lurta væl eftir hvørjum øðrum taetiska er eisini í tí tað er etiskt tað er púra rætt hetta her við kobólt at tað er ein tað er ein mangl kimær vitandi sita kinesarar á fimmogfýrs prosent á tí ráevninum grønlendarar hava nakað spennandi í gongd eisini við tí mineralinum mam man siga so um tað er nokk tað er enn enn og størri spurningur men tað verið stuttligt t høvdur nevndirnar hesar hesar sjey milliardirnar sum eg roksi um er tað skeivt ella er tað rætt hevði ikki verið spennandi at funnið út av hvat tað kostar at leggja í jørðina til allar elbilarnar í føroyum vissu t alt skal vera el og so mugu vit vissu norðmenni hava trupulleikar av tí at fár nógv keypa elbil tí at tær hava avgjaldst lætta so koma vit eisini og fáa eina avbjóðing upp á inntøkurnar so at boðskapurin er at eg vil ikki hopa at eg eg fái stórar avsláttir visti eg ætlai at keypa mær ein dýrari bil men eg veit ikki ati familjubilarnir eg veit ikki hvussu stórir teir skulu blíva o teir liggja í fimm hundrað fimm hundrað túsund krónu í klassanim ella hvat eg er at mann eri noyddur til tað sum familja men í løtuni heur veri ikki ráð til nógv tí eri bliv piv so dýrt at e altíð farið upp við ein tíggju prosent um matvørur og olju hvat veit eg k fyrta takk fyri so eór u onkrar viðmerkingar karlot hergardsson ger
dsvætakk fyri harra formaður nú havi eg hoyrt karle oholm johannesen nevnt heser sjey milliardirnar til at elektifrisera tórshavn haldi sókkun heði skilt tað rætt altso hvat umfatar tað og hvat kemur hatta talið frá er hetta bara tikin ov leyksum lofti ella er hatta íhugaheiminum hjá karleu holm johannesen ella aðrastass hvør hvar koma hasu tølini frá
takk fyri kailio holm johannese
gersuvælja eg haldi ikki eg fari at koma inn á tað er ikki vanligt át tyknisruðrðapalli at koma inn við nøvnum men eg tosaði við ein mann sum hevur havt við nógv við at leggja kápar og jørina runt um her tá tær grava til her jarðhitaðum sovorð nakað sum hevur gjørt í nógv nógv nógv harrans ár hann spurdi meg spurningin veitst tú hvat vita tygnm hvat tað kostar at grava altð upp so at eg kann láta elbildin heima og og allir havnarfólk skulu lata sín elbil heima veitst tú hvat veitst tú hvat tað kostar at leggja í jøruti eg sigi nei tað varavaikki anil sigur nei tað kemur at liggja um eini sjey milliardir eg haldi at tað er onkur tøl eisini og tí ætli meir at fara at kanna tað nærri tí at eg veit at ta r ein øgiliga stór upphædd og sjey sjey milliardir ljóðar øgiliga nógv men tað burdi mank spurt um í nevndini eitt hvat skal til til at fáa elektrisifiserað tað føroyska samfelagið tí at tað kostar ikki einki

vætað burdi mann spurt um í nevndini ótrúliga gott ttað er tað hatta heila snýr seg um akkurát e har eru so nógvr spurningar har eru so nógv sum ikki greitt har stóð ivamál og nú kairle johannesen verður so leingi í í politikki men altso hvat e er hvat man problemið vera hví vil mann ikki brúka tað tíð sum skal til hvat er tað sum sum gera mann ikki vil brúka í gjár tá mátti mann endiliga brúka eitt heilt ár til at gera ein skatta ein ein skattalætta tað var neyðugt tí at hastverk var lastverk og so víðari men í hesum førinum her skal nott pressaseg ígjøgnum ger tað nakað ímótis manni tekur og kannar hetta serliga tá ið mann veit at at og okur hava ikki grøna orku
í dag takk fyri karlioholm johansen
gers væl ja eg haldi tað er oliga viktigt at mann fær alla vitan til vega og vissi nevndin spyr meg so vil eg gjarna fáa fatur í nøkrum meira upplýsingum upp á hesar sjey milliardirnar hvat tað inni ber og hvussu tað fellir teg veit at teg nakað í tí og tað tað tað vil eg vera við til at skaffa ta vitanina eisini nøvnini soleiðis at mann kann vera við og síggja hvat skal planleggjast tí at tað er ikki smáting tað er tað ikki tektifisera eitt heilt land aso vit eru komin møguliga stutt enn við elektirseringini at elektisera eitt heilt land spyr sev
tað er ein kenti kentiavbjóðing takk fyri so er tað steffan klein poulsen ger
gervæl ja harra formaður tað fer tað fer einki av okkum av at broyta meining serliga tá vit fáa nýggja vitan og koma meira inn í smálutirnar at mann so broytir sína meining tekur nýggja støðu tileitt mál og ooggeranakrar jorsteringar og kele jogholm johannesen nevndi hesar sjey millijardirnar til fyrstu viðgerð eisini og eg gjørdi mær faktiskt ómakin at spyrja um hefther og tað sum vit fingu upplýst var at vissi mann skuldi altsoalt skuldi láta í senn og meðan øll te stóru virkini í landinum framleiða ja so kanska talan var um einar sjey milliardir men teir siga tað at visti mann visti mann flatar teg út fær bilarnir av láta um náttina o annað so klára teir seg nokk við hesar eina komma fimm milliardina sum er í ætlani hjá teimum men men um um tað heldur ella ikki tað tað má tíðin vísa men tað vísa se at tað eru stórar avbjóðingar við við sørwis til elbilar latustøðir og og og harhar er har eru nógv ivamál og so er tað hetta prísl

johanesen gersovæja altso ja mín hensikder slet kkji at steðga nøkrum máli ella prøva at gera eitla eina pommálið er at at vit upplýsa so væl sum møguligt fyri at taka tær bestu avgerðirnar til framtíðina og til at elektisera samfelagið og tað sum erlincie skal vera inni á tað er tað er øgiliga spennandi altso vistu vit høvdu klára tað til tvey togtretivu at fingið alt alt sum vit seta í at tað er frá vindmyndi ella frá vatni tað er fantastisk perspektivur í tí eisini í marknaðarføringini og blandingini av føroyum eisini fiskafiskavøru og sovorð nar sølu av fiskavørðunum sovorðu nakað tíð fantastiskt brand
takk fyri hara formaður takk fyri so er næsti røðari hervør polstóttir gersoæ
takk fyri tað var ikki ætlanin at leingja hetta orðaskifti so øgiliga nógv men tað eru bara søgd nøkur ting her í dag av sum røðarum sum ikki eru heilt í tráð við tað sum veruleikin er fyri einum ári síðan so løgdu fimm flokkar fýra flokkar á tingi eitt uppskot fram um ein veðurlagspolitikk tað var eitt arbeiði sum varð sprottið úr einum størri arbeiði um orku og veðurlagspolitikk føroya sum hevði fimmogtjúgu átøk fyri hvussu i kundu minka okkara útlát tá ið upskotið varð lagt fram í tinginum soheði mann tikið tvey átøk úr tí uppskotinum tað var átak nummar níggju o átak nummar fýraogtjúgu og tað er so sagt her í dag at tey átøkini sum vórðu tikin úr er líka sum grundgeving fyri at mann ikki skal taka hybridbilar úr emvigfrítøku og skrásetingargjaldunum men tað er ikki soleiðis at hybridbilarin er umfatað av teimum átøkunum sum vórðu tikin úr á taníggju sum nokk hevur verið víst til her í dag tað snýr seg um at leggja umhvørvisgjøld á oljurikin akfør írokna hybrid akfør tað er eitt cotvy avgjald sum hevði skula verið lagt á tey akførini tað hevur mann valt at tit taka úr men politikkurin sigur ikki at hybrid akfør tá skuldi verða verandi í mvigfrítøkuni sum hevur verið fyri el og vetnisakfør í nøkur ár har ið hybridbilar seru komnir afturat so tað er ikki so mann tað er ikki soleiðis at hetta uppskotið er at leypa frá politikkinum í veðurlagspolitikkinum tað er meira soleiðis at tað at leypa frá hesum uppskotinum er at leypa frá tí politikkinum sum flokkarnir sum nú sita í andstøðu hava verið við til at lagt fram eg tók sum fleiri vita ikki undir við veðurlagspolitikki føroya tí at eg helt at vit skuldu hava nøkur bindandi mál og at vistmnn skuldi haldast til att upskoti samtyktar so skuldu nøkur lógarupskot koma við tí at eg stúrdi fyri at teir flokkarnir sum bóru hvussu nakrar flokkurin sum bóru veðurlagspolitikkin fram her í tinginum fóru at leypa frá honum sum skjótt sum tað var gjørligt hjá teimum og tað síggja vit sjónfyri søgn í dag at eg eri summi tingfólk sum hava atkvøtt fyri veðurlagspolitikki føroya fyri einum ári síðan longu leypa frá tí teimum átøkunum sum skulu fremjast við tí politikkinum so eg vildi bara taka orðið ordiliga skjótt og líka koma við nøkrum rættingum til tað sum er bleiv sagt av summum tingfólkum her í dag
takk fyri harra mamma takk fyri so er onga viðmerking stefan klein poulsen
sum ger so væl ja har fór mær íbera at spyrja við pálsrættur um um honu eisini ynskir hetta prísloftið sum vit hava viðgjørt í fíggjarnevndini og hon følir seg trygga við at hetta prísloftið fer at koma
takk fyri har vóru pál
póstaftur ger so væl takk fyri takk fyri spurningin stefan klein poulsen eg haldi nemliga spurningur við prísloftinum er øgiliga áhugaverdur og eg taki undir við tí eg haldi heldur ikki at teir elbilarnir sum liggja á einum øðrum øgiliga høgum prískassa skulu fáa stuðul úr landskassanum teir pengarnir haldi eg verða givnir betri aðrastaðni frá so tað haldi eg og eg haldi at tað hevur verið ein feilur í skipanini eg haldi t nógv tingfólk sum hava hildið at hevur verið á prísloft á sum mann so nú hevur funnið av at tað ikki er tað so tað haldi eg og eg havi álit á meirilutanum í samgonguni og á fíggjarmálaráðfrúðuni um at eitt prísloft kemur
takk fyri soleiðis gjørgar niclasen ger so væl
har er formaður ja tjóðveldið er ikki lopið frá nøkrum tí tjóðveldið tókst ikki undir mitt so tað er har eru í tjóðveldi totalt fyrigivið men tað sum er við hybrid og bloggin í brit skuldi mvg-frítøkan útfasast sambært galdandi lóg og tað er tað men tað er ikki ein avsláttur mann tekur vekk her her tekur mann og hækkar avgjald og hyggur mann eftir átøkunum í veðurlagspolitikkinum so stendur ongastaðni har at skrásetingargjaldið á hybrid og ploggin í brit skal hækkast og tað er ein grund fyri at tað ikki stendur har tí tað var ikki eitt av tiltøkunum mann ætlaði at gera tjóðveldi fullststendiga óskyldugt framsókn var við framsóknir hoppa frá og er lopin á hybrid og plogginir brygbilar hóast tað ongastaðni í politikinum stóð at tey skrásetingargjøldini skuldu ákka
takk fyri so er tað hervær pálsdóttir í
hvørt so væl takk fyri tað sum eg haldi at jøkun niclasen ger skeivt í sína argumentatión tað er at hann tekur bara støði í tí sum átøkinum standa í veðurlagspolitikkinum og ikki tí teimum átøkunum sum vóru sum skulu koma afturat seinni um eitt ár nú sum stendur í veðurlagspolitikkinum og tað skal mann endurskoða tá mann skal hyggja eftir hvat ið uppskotið um orku og veðurlagspolitikk føroya segði tað sum arbeiðsbólkurin undir landsstýrismannin kom við og tað sum mann so samtykti í hvørgum átømi verður nevnt at hybridbilarnir skulu hava nakað sum helst slag av afturbering ella ella ja nakað altso tað tað er slag ikki við grundin til at hybridbilar komu við á sinni eru ikki nakað sum helst grønt aftanfyri tað er ikki tí mann vildi minka um útlátið tí mann vildi gera eitt grøna politikk tað er tí at mann nokk vildi taka gera tað betri hjá nøkrum bilasølum at sleppa av við nakað hybridbilar og mann gav eitt falskt grønt lyfti til borgarum at tað at keypa ein hybridbil er grønt tað er tað ikki og tað hevur heldur ikki verið partur av nøkrum veðurlagsátaki heldur ikki sæð tað í at byrja við
kkfyri takk fyri so er tað erling eidesgaard sum hevur orðið
ersvæltakk fyri erhard joensen var inni á nøkrum sera relevantum haldi eg hann hann hann spurdi hvussu nógv kostað tað okum at elektrifisera samfelagið tað haldi e er ein øgiliga relevantur spurningur eingin veit tað okur gita bara hvat tað kostar kaili joholm johannesen var inni á at hann hevði tosað við onkran sum segði tað kundi kostað sjey milliardir men altso okur kunnu ikki okur kunnu ikki líka sum stýra samfelagnu eftir at mann snakkað við onkran okur mugu fáa kanna hvat tað kostar at fáa elektrifiserað visti er ta mann vil og so var tað etta her við at um tað vera um tað vrður um okur fara at brúka elbilar frameftir tað er ikki sikkurt at tað vera elbilar men akkurát nú sær tað út sum at tað vera elbilar í eina tíð í hvussu her í nøkur ár í kanska kanska í í nøkur ár tíggjur tí at bæði fólkavognur fólkavogngsgrubban og volvu hava meldað út og tesla at tey fara at bara at gera elbilar frá tvey túsund og tretivu tvey túsund og trýogtretivu men vetnið kemur eisini tað vita okur g tað er bara tað hevur bara verið øgiliga dýrt at protessera og tað koma sikkurt eisini aðrar aðrar teknologiir og so er að eta her við um stuðul in riggar hetta her við at mann mann frá almennari síðu roynir at eggja fólki til at at flyta flyta yvir á el og tað haldi eg at at at hagtølini vísa at tað riggar tí at okur hava nú eg haldi tað vórð vóruð ellivu hundrað elbilar fyri nøkrum fáum árum síðani høvdu ykur bara ein haldi eg og tað er eitt annað element haldi í hesun her sum mann eigur at hygja upp á eisini kanska er tað ein orsøk til alt propagamdai sum er um at elbilar eru so tungir og teir eru so teir brenna og teir fáa skipað at søkka og so víðari tað er at altso viðlíkahalds útreiðslurnar av einum elbili eru markant leðri enn tær eru av teimum komventionellu bilunum eg sá eina ev ur at port fyri tað er eini eitt eitt ella tvey ár síðani eg fann hana tíverri ikki aftur nú men hon segði tað at at tann ídnaðurin niðri í europa sum reparera bilar og viðlíkaheldutar hann skal rokna við einum markantu falli orsakað av at bilpartin verður elektrifiserað tað skal mann eisini hugsa um at har er kanska ella ska kanskal mann siga kreftir sum vilja hava okum at skifta seinni takk fyri
takk fyri so eru tað onkrar viðmerkingar erhard joensen
fyrst ger su væl takk fyri harra formaður tað eru fleiri aspektir í hesum her at gera bilparti elektriska eitt sum okur kanska ikki hugsau so nógv um men sum kemur at hava øgiliga nógv at siga fyri tann einstaka tað er hvussu kemur hesin elbilurin at halda sítt virði eg lurtaði eftir einum podlkasti í næstsíðstu viku sum hvar ið tað vóru nakrir billentuskrattar sum søgdu tað at ein elbilur sum blívur eini trý fýra fimm ára gamal hann kann gott enda við einki virði at hava tí útriflin gongur so skjótt og so bónda fanga mær í fólk so standa tey kanska tey hava keypt ein elbil við stuðli frá landinum um fimm ár hann hevur kanska hann hevur kanska null virði altso tað eru so nógv aspektir í hesum her sum okur ikki geva okum far um í dag men sum kanska kunna hava eina øgiliga
skorið hjá
ja takk fyri altso eg eg trúgvi ikki at hatta har fer at verða galdandi tað tað kann gott vera at tað í ávísum førum er galdandi í dag tí at okur eru okur ru akkurát byrjaði upp á tað og elbilarnir teir sum okur hava í dag eru jú rímiligar níggjur statvekk tað er ikki so langsjón at mann hevði bilar sum bara koyrdi kanska hálvt ann hundrað kilometrar nú e man uppi á kanska fimm hundrað seks hundrað kilometrum og teir bilarnir sum teir teir tær fyrstu generatiónirnar eru øgiliga ringar at sleppa av við tí at taðeru hendar so stórar forbetringar men eg trúgvi at tá ið tað hevur normaliserað seg so fari okur at hava ein ein marknað sum er kanska vanligur sum okur kenna tað frá bensin og dysilbilinm at mann kann selja bilinum fyri tað sum mann og eina ferð hevur á virði á marknaðinum tá ið hann tá ið tað verður tikið betrakning at hann kanska kann koyra í fimtan ella tjúgu ár kanska vist mann passar gott upp á hann takk fyri
steffan
klein poulsen ger sovæ frú forkvina røðarin nevndi at tað kanska var nógvir popagandar rundan um eso elbilarnir men fyri at nevna nøkur faktar rundan um tað fíggjarliga epspektið her í føroyum so er tað soleiðis at elbilarnir betala ein munandi lægri vegskatt altso ein stuðul elprísurin til elbilar er lægri ein annars stuðul við frítaka teir fyri emveg upp til hálvfjerðs túsund krónur aftureins stuðul skrásetingargjaldiðurð setningar á niður á null sum er ein mist inntøka av fleiri hundrað túsund krónur per seldan bil aftur ein stórur stuðul og og tað undrar meg ikki um um framleiðslan av elbilum eisini er stuðlað í teimum londum í týsklandi usa sum tar varða framleitt e eg eg ræðist allan henda stuðulin altso fyrr ella seinni má hetta bera seg sjálvt og tað er ikki rætt at vit kasta so nógvar pengar eftir elbilinum so nógv hastar tað ikki at koma yvir til el
skordgerðs
ja takk fyri men eg haldi eg haldi nettupp at hatta har er eitt dømi um hvussu mann førir ordiligan politikk tá ið tá ið løgtingið bestemmar at mann vil gera eitt annað so ger mann nøkur átøk mann tekur avgjøldini av tað mótsatta av avgjaldsøði og um mann flytur líkasum samfelagið tann vegin sum mann ynskir at tað skal flytast og eg haldi absolutt at mann skal seta eitt eitt eitt eitt sólsetur á á hesa her skipanina soleiðis at mann sleppur sleppur aviðhann aftur tað er øgiliga viktigt tá mann setir sovrnar stuðulsskipanar í verk at mann eisini hevur ein ein útleypsstatu
takk fyri takk og síðani er tað keili johannes
ers væl amerikanararnir hava hugtak sum sigur hvat inniber hetta av uppgávum fyri okkara kommunur fyri sev fyri landskassan tøknin her er loysin tøknin hon gongur so skjótt fyri seg nú at vit skulu eisini ansa eftir at vit sum fýrar eru eitt lossipláss fyri kasseraðir battaríir tí at elbilar eru langt segð útfasaðir altso lat møguleikarnar vera opnar til ymiskar teknologiur altso so at ikki alt verður satsað upp á hætt hetta rætta nei um tvey ár so vita vit hatta vit at tað verða sleysta rætt
erling eidsgaard ger so væl
akk fyraltso nú eru føroyar so mikið lítlar at okur hava øgiliga lítla ávirkan á hvat hvønn veg tað ferð trúgvi eg altso tað er ikki soleiðis at løgtingið her kann bestemma um tað fer at vera elbilar ella vetnisbilar ella bensin ella disael í framtíðini tað sær út til at teir stóru fabrikantarnir á bilinum í løtuni hava teir bestemma seg fyri at flyta yvir á el og tað verður el óansað um okur dámar tað ella ikki so um nøkur ár so kanst tú slettiki keypa ein disael bil tú kanst ikki keypa ein ein ein bensinbil tú verður noyddur at keypa ein ein elbil og møguliga kemur vetni eisini tað tað kann gott verða ella okkurt heilt annað men tað er ein veruleiki sum okur bara noyðast at innstillinkum til tí at okur eru so lítil og okur noyðast at taka tað sum kemur á marknaðirnabil
takk fyri takk fyri tann næsti at røða verður stefan klein poulsen ger so væl
nú nevndi erling eitschord orðið sólsetur at seta sólsetur á hesi uppskotini tað er nevniliga tað sum hann ikki hevur gjørt við frítakað elbilarnir fullstendiga í trýogtjúgu og fýraogtjúgu og so fása mann tað út fram til áttaogtjúgu og í áttaogtjúgu lenda elbilarnir á einum munandi lakri nivóð enn hvat bensin og dieselbilar gjaldu í dag so við hesari lógini sýr eingin sólsetur á og tá fór eg ein stuðul í úti í allar raður við sum mann ikki fer at gera inndriv seinni vegskatturin er lakri har er heldur eingin sólsetur har skuldu vit eisini inn aftur og hækka vegskattinin við sum skulu fáa meiri pengar inn fyri elbilar og sev hevur sum sagt gevur bonus at so ein langri prís til elbilar og teir tað er tað so uttanfyri okkara lógarsmíð her men teir skulu so eisini fyrr ella seinni taka eftir av men her er eingin sólsetur á og eg eri sannførdur um at hetta verður ein trupulleiki fyri politiskur skipanina um fimm ella tíggju ár tá hesi gjøldini skulu leggjast á aftur tað var ikki stuttligt hjá tí samgongdina at at hækka tey gjøldini aftur tí haldi eg at vit geva framtíðarpolitikarum ein ein trupulleika við at ikki tora at gera nakrar justeringar nú takk fyri
takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið og vit fara at gerat klárt til atkvøðugreiðslurnarvit

byrja við at vit fara undir atkvøðugreiðsluna í tingmáli nummar fjøruti

og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um avgjøld við skráseting av mótøruakførum og tað er komið eitt uppskot frá steffan klein poulsen um at beina hetta málið aftur í fíggjarnevndina og vit fara at atkvøða um tað uppskotið

vórðu níggjuogtjúgu atkvøður tað eru níggjuogtjuu tingfólk salinum sum nú hongur saman og tað eru fýraogtjúgu atkvøður ímóti at beina málið aftur í nevnd fimm atkvøður fyri og eingin er blonk og sostatt fer hetta málið nú beinleiðis til atkvøðugreiðslur og vit taka fyrst tað er jú tað eru fýra broytingaruppskot til hetta málið tað eru eitt broytingaruppskot frá einum meiriluta í fíggjarnevndini og trý frá minnilutum og vit byrja við at atkvøða fyri broytingaruppskotinum í álitinum frá fíggjarnevndini broytingaruppskotinum frá steffan klein poulsen og vit atkvøða nútað

skuldi statvekk gjarna vera níggjuogtjúgu fólk í salinum men tað eru bara áttaogtjúgu sum hava tekna til er onkur sum

um onkur er ikki atkvøður men er í salinum skal viðkomandi skunda sær út mann má ikki vera í salinum vissi mann ikki atkvøður sumann hevur klyrað so má mann fara út nú eru níggjuogtjúgu so nú stemmaðe broytingaruppskot frá stefan klein poulsen tað vóru sjeyogtjúgu atkvøður ímóti tvær atkvøður fyri og eingin blonk og tað broytingaruppskotið er sostatt falli vit fara víðari til næsta broytingaruppskot í álitinum frá fíggjarnevndini og te er broytingaruppskot frá magnusi rasmussen tingmanni vit atkvøðanúja

tað vóru sekstan atkvøður ímóti hesum broytingaruppskotinum ellivu atkvøðu fyri og tvær atkvøður eru blankar og tað merkir sostatt at broytingaruppskot frá magnus rasmussen eisini er falli síðani fara vit undir at atkvøða um broytingaruppskotið frá beiniri johannesen í álitinum hjá

so vælso eru níggjuogtjúgu atkvøður og tað eru einogtjúgu atkvøðu ímóti seks atkvøður fyri og tvær eru blankar og vit eru sostatt liðug at atkvøða og hetta broytingaruppskotið er eisini fallið vit fara víðari til tað fjórða broytingaruppskotið frá fíggjarnevndini og hesi ferð er tað meirilutin eykun samuelsen bjarni hammer eirikur í jákupsstovu og hanna jensenso

eru liðug at atkvøða tað vóru seksogtjúgu atkvøður fyri tríggjar ímóti og eingin blonk so hetta broytingaruppskotið frá meirilutan á fíggjarlógni er sostatt samtykt og soleiðis fer málið víðari til endaliga atkvøðugreiðslu soleiðis

broytingaruppskotið samtykt nú fara vit undir at íatkvøða um sjálvt málið soleiðis broytt

ja vit eru ligu at atkvøða og hetta uppskotið bleiv samtykt við trýogtjúgu atkvøðum fyri seks ímótir og ongari blankari um málið fer soleiðis víðari til triðju viðgerð

síðani fara vit undir atkvøðugreiðsla av tingmáli nummar einogfjøruti sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirverðisgjald og somuleiðis so eru fýra broytingaruppskot tiltil tað málið men vit skulu eisini í tí málinum byrja um at atkvøða hvørt málið skal beinast aftur í nevnt sum er eitt uppskot frá steffan klein poulsen tingmanni

so vit fara at atkvøða nú eg far biðji um at eg friðuri í salinum meðan vit avatgreiða

eru liðug at atkvøða tað vóru trýogtjúgu atkvøður ímóti at beina málið aftur í nevnd seks fyri og eingi blonk og soleiðis fara vit til at atkvøða um broytingaruppskotini í málið løgtingsmáli einogfjøruti og vit byrja við at atkvøða um broytingaruppskotið frá steffan klein poulsen sum tit finna í álitinum frá fíggjarnevndini

vit eru liðugu at atkvøða tað eru sjeyogtjúgu atkvøðu ímóti tað eru tvær atkvøður fyri og eingin er blonk broytingaruppskotið er sostatt falli síðan fara vit til atvøva um broytingaruppskotið í álitinum frá magnusi rasmussenger

ligua at atkvøða tað eru ellivu atkvøður fyri tað er sekstan atkvøðu ímóti og tað eru tvær atkvøður sum eru blankarar og hetta broytingaruppskotið er sostatt falli síðan fara vit víðari tili broytingaruppskotið í minnilutaálitinum frá beineri johannesenvit

eru liðug at atkvøða tær eru trýogtjúgu atkvøður ímóti broytingaruppskotinum fýra eru fyri og tvær eru blankar so hetta broytingaruppskotið fall eisini síðani fara vit til broytingaruppskotið frá meirilutanum í fíggjarnevndini eykun samuelsen bjarna hammer eirgi jákupsstovu oghornu jensenog

vit eru liðug at atkvøða tað eru fimmogtjúgu atkvøður fyri tríggjar ímóti og ein er blonkt soleiðis verður hetta er hetta broytingaruppskot frá meirilutanum samtykt og vit fara víðari til atiatkvøða um uppskotið soleiðis broyttvit

eru liðug at atkvøða um løgtingsmál einogfjøruti og nú vórðu trýogtjúgu atkvøður fyri seks atkvøður ímóti og eingin blonk uppskot einogfjøruti løgtingsmál einogfjøruti sostatt samtykt og fer soleiðis til triðju viðgerð ja vit fara so víðari í skránni og vit koma nú til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar tveyogfjøruti sum er uppskot til broyting í løgtingslóg um bráðfeingisjáttanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu og eg skal biðja um hvør vil hava orðið tí fyrsta eykum samuelsen ger so væl
sær kanska eitt sindur frægari út tí her er ein samd fíggjarnevnd hetta er uppskotið til løgtingslóg um um broyting í bráðfeingisjáttanarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu landsstýrismaðurin í fíggjarmálum ruttvang hevur lagt málið fram nítjanda januar tvey túsund og trýogtjúgu eftir fyrstu viðgerð tretivunda januar tvey túsund og trýogtjúgu varð tað beint í fíggjarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tretivunda januar og áttunda og níggjunda februar tvey túsund og trýogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin hav fund við tórshavnar kommunu landsstýrismannum í barna útbúgvingarmálum djóna nósi joensen landsstýrismannin í heilsumálum margittstóra saman við landssjúkrahúsinum løgtingsformannin bjørt samuelsen og landsstýrismannin í fíggjarmálum ruttvang ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar bráðfeingisjáttanarlógin fyri tvey túsund og trýogtjúgu heimillarlandsstýrinum einans at føra landshúsarhaldið víðari inntil løgtingsfíggjarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu er samtykt heimildin er avmarkað hvat viðvíkur nýggjum virksemi tí felags fyri allar játtanir er av vanliga virksemi heldur fram í neyðugan mun og eingin nýggj tiltøk kunnu setast í verk endamálið við hesum uppskoti til eykajáttan er at veita fíggjarliga heimild til ítøkilig
átrokandi endamál eygum samelsen kanst tú líka bíða tað er øgiliga ófriðaligt salinum beint nú kann eygum samelsa kanska orði hontað kemur eisini eitt broytingaruppskot frá fíggjarnevndini sum tað kanska er vert at geva gætur so fínt um tingfólk kunni lurta ger suvæltakk fyri frú forkvinna endamálið við uppskotunum er at veita fíggjarliga heimild tl ítøkilig átrokandi endamál sum ikki kunnu bíða til fíggjarlógin fyri tvey túsund og trýogtjúgu er samtykt talan er um at fáa neyðuga fíggjarliga heimild og í nøkrum førum eisini materiella heimild í samband við broytingar í virðisgjaldi á bilum løgtingsmál nummar fjøruti og einogfjøruti mvegafturbering partabrøðu landsins í partafelagnum tjaldur søla av teimum og avhendan og útvegan av ognum millum landið og tórshavna kommunu fyrireiking av leiðumál til umsitingarbygning til løgtingið og keypa av grundstykki til landssjúkrahúsið nevndin ásannar at tað fyri tey viðurskifti sum uppskotið snýr seg um verður ov drútta býa til fíggjarlógina er samtykt og tekur teg undir við málunum øhnevndin hevur sett eitt broytingaruppskot fram og tað er av lógarteknisku lógartekniskar rættingar og tí verður tar broytingaruppskotið sum er í álitinum sum eg akkurhavi lisið tikið aftur øtær lógarteknisku broytingarnar ella rættingarnar kann eg líka greiða ei lítið sindur frá tað fyrsta tað er at at í hesari eykajáttanarlógini har stóð at tað varð broytt í ásetingum frá stykki eitt til seks men í millari tíð so kom ein eykajáttan niðan til ella broyting til bráðfeingisjáttanarlógina so snúði seg um neyðhjálp til ukraina og turkaland og og sýria og tað kom so tað bleiv so kallað stykki eitt og stykki tvey og av tí so mugu vit broyta hetta her uppskotið eita frá stykki trý stykki átta tað er bara teknikkur at tann eykajáttanin yvir yvirhálaði hesa so at at tølini eru røtt og síðani er tað tað her við mvigafturberingini har var jú eitt broytingaruppskot sum akkurá er samtykt at freistin at til plogainnhibridbilarnir er ikki fyrsta juli men fyrsta septembur og tað má so sjálvandi eisini broytast her og tað sama við virðisavgjaldina á plogginn hebridbilar har er tað eisini broytt frá fyrsta juli til fyrsta septembur og tað síðsta tað er so tað at fíggjarmálaráðfrúðan undir nevndarviðgerðini hevur upplýst fyri nevndini at landsstýrið hevur tikið av hægsta boð um keyp av partabrøvum í partafelagnum tjaldur treytað av á løgtingið heimillar søluna søluinntøkan verður fimtan komma átta milliónir nettu og ikki tær átjan komma tvær milliónar í mettum virði sum standa í upprunauppskotinum tí verður søluupphæddini í ásetingini um hesi viðurskifti broytt til nettu fimtan komma átta tað vil siga hatta vórðu tær teknisku lógarteknisku broytingarnar at tvey dátu erður flutt at hesu punktini frá eitt til seks eita frá trý til átta og at krónutali kemur inn fyri søluna av partafelagnum í tjaldur og tað er so av partabrøvunum í tjaldur og tað er so ein samd fíggjarnevnd sum setir hetta broytingaruppskoti fram takk fyri frú forkvinna ja takk fyri h nú bleiv hatta itt sindur tekniskt men tað sum fíggjarnevndaforkvinnan í veruleikanum gjørdi nú tað var at hon tók broytingaruppskotið frá samdarfíggjarnevnd í álitinum aftur og legði fram eitt annað broytingaruppskot sum verður tað vit fara at atkvøða um og tað er ein samd fíggjarnevnd sum leggur tað fram

tað er eingin annar sum hevur biðið um orðið so vit fara at atkvøða málinum og vit fara fyrst at atkvøða um broytingaruppskotið sum forkvinan á fíggjarnevndini justu greitt frá frá einum samdar

vit eru liðu at atkvøða og tað vóru níggjuogtjúgu atkvøður fyri broytingaruppskotið er soleiðis

síðani fara vit at atkvøða um lógaruppskotið soleiðis broytt ger so vælja

vit eru liðug at atkvøða og nú vóru tretivu atkvøður fyri og uppskotið er sostatt samtykt og fer víðari til triðju

tað sum er eftir á skránni í dag er at leggja fram nøkur málog sum er uppskot til løgtslóg um broyting í ymiskum løgtingslógin í samband við umskipan á kæristovni føroya rættarnevndin leggur eisini fram álit í tingmáli fýraogfjøruti gtjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í ymiskum løgtingslógum og tíliggum í sambandi við dagføring av konkurslógini fyri føroyar og somuleiðis er tað rættarnevndin sum leggur fram álit í tingmáli fimmogfjøruti sum er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivu forferuuni at dela av lóg um endring av konkurslógum ov forskelliga andrilovi og deli av lóg um endring av konkurslógum lóg um lønmóttakarnars karantifond og lóg um lønmóttakarins reftrstilling vil virsemeverdrakilsi nærri frágreiðing í parantes og hesi málini tey koma á skrá í komandi viku og tað er soleiðis at tað verða tingfundur týsdagin og mikudagin í komandi viku har tað bæði verða nakrar triðju viðgerðir og aðru viðgerð onkur fyrstu og annars so kunnu tingfólk vænta at aftaná framløgu dagin sum verður áttaogtjúgunda so ganga nakrir dagar har eingin tingfundur er meðan tað verður arbeitt við at løgfrøðiliga eftirkanna tey málini og sovíðari so tit kunnu fylgja við heimasíðuni og um tit ivast s er tit altíð vælkomin at

skal eg bara nú lesa skránna fyri tingfundin so verður týsdagin einogtjúgunda februar klokkan ellivu tað verður fyrst triðja viðgerð av tingmáli fjøruti sum er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um avgjøld við skráseting á motorakførum síðan veður tað triðja viðgerð av tingmáli einogfjøruti uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um meirvetisgjald sum er meir virðisgjaldslógin tað er hesm málinum vit hava viðgjørt í dag tað var eisini triðja viðgerð av tingmáli tveyogfjøruti uppskot til broyting í løgslóg um bráðfeingisjáttanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu sum vit júst hava samtykt til aðru viðgerð síðani verður tað fyrsta viðgerð av uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at byggja eitt búheim og umlatingarheim í tórshavn til børn og ung við autismu parantes øktarútreiðslur til verkætlanina og tað verður fyrsta viðgerð av tingmáli seksogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um íkrafttretivu forferørina at vissa endringarlig lóg um opóðstillátilsi til personurder fordrevið frá ukraini parantes endring av tysepunk forferuniso landsstýrisovirtreðlilsi o og endring apskeringsdatir fór utreisi a ukraini vtmetilsi af oppbóðstillatisi og síðani verður framløga á skrá týsdagin so er ikki meira fyri hendan fundin og eg fari at takka fyri dag og gott vikuskifti